so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag hósdagin sekstanda desembur og fyrst er fyrsta viðgerð og tað er av løgtinsmáli nummar níggjuogfjøruti uppskot til ríkislógartilmalin um at seta gildi fyri føroyar annorning við kraftreti forferðina at forskelliga lóg um endring av lóg um luftfar og vit skulu so biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beini johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflákkið jóhandal fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri framsókn bjarni kárason petersenn tað er tey sum eru komin uppá her steffan klein poulsen er eiskonbán fyri miðflokkin so fær bein
johannesen fyrsta orðið ger so vælja takk fyri harra formaður hetta er so eitt ríkislógartilmæli og tað er í broytingar ílóg um lufffart og í kanska he siga loft ferðslulógini so er tað ásett atat flogfeløgi tið skulu rrindja eitt so nevntseyðtigjald fyri hvørt ferðafólk og at tað eru ferðafólk og eisini starvsfólk hjá flogfelagnum sum verða uppi í hesum her og tað eru øllflogfeløg bæði bæði tey altso føroysku og útlendsku sum rinda hetta gjaldið her beint og atvanliga so legg mann tað afturat kostnaðinumfyri ferðaseðilin so at mann kann siga tað at tað eru ferðafólkini sum rindaðu tað og vit hava havt heftaher síðani vey úsno trettan og tá var tað seks krónur fyri hvørt ferðafólk og men síðan sor hevur tað verið broytt til aga nakrar ferðir og og seinast nú í í tvey túsnog tjúgu so varðu tað sett frá fimmhugraðog hálvtrýss meini eg tað var og niður sett niður á fýra krónur og hálvtrýss ella fimmoghálvfjerðs minskja hvat hvat tað var meni á tí kemur landstýrismaðurin við hesar herlógaruppskotinum um at vit skulubroyta hesaher ásetingarnar og helst áðrinn fyrsta januar tí at um mann ikki ger tað so merkir tað at til dømis okkara flogfelager her á landi tey skulu betala meir í hesum her enn til dømis kappingarneytar niðri og annað so at tað haldi sjálvandi a mann skal fáa avgreitt og og so er tað eisini onkrar aðrar broytingar og eg haldi at kanska ein sumstøkka uppi í eyguni tað er hvørtfólt tann ið eisini vág á floghavn ger viðmerkingar um og tað er hetta her attað er ein grein í her sum avmarkar ella gevur heimi til at avmarka ella steingja loftrúmi og tað er millum annað vis ta er milotervirksemi ella okkurt annað og á so kann mann brúka hesa ásetingina til atseta eitt sort fyribils forboð fyri í loftrúminum fyri flúgving og men aftarsat er so eisini tað at allar hesar avgerðirnar skulu altso fyri at avmarka ella steingja loftrinum heilt skal vera ísamráð við føroya landsstýrið men eg haldi at mann burdi tikið og kanska at vent hesun er eitt sindur tí at eisini summi umgvørisvinnmálaráðiðvísir á so hevur tað verið ein áseting sum hevur verið galdandi síðani nítjanhundrað ogtrýss so í einogtrýss ár meni í hvønn máta er hetta her kanska er tað ein herðing ella ikki og í hvønn máta so at eg haldi at heta er vortfárt eitt sum hann burdi vent inni í inni í vinnunevndini og hetta málið fer su vinnunevndini og segjaldi tað haldi eg at mann burdi orðna helst nftást havnar og so eisini hyggja at hesum herakkraði hesum hr við at avmarka loftrúmnin
takk fyrija so er tað viðmerkingar og ja tað verður so jákun mikkelsen sum fær ta fyrstu viðmerkinginager so væl
ríkislógartilmælini eru jávandi fleiri ting sum eru uppgraderingar ella broytingarsmærri broytingar justeringar eitt nú til dømis at v flogfar kemur inn í føroyskt lustsrúmi við fólki sum eru smittaðir og kova í nítjan sovíðari so kann mann siga nýtilta og dronur svíðari men eitt má vera púra greitt og tað er tað at vog á floghavn er eitt yvirtikið málsøki vit sum hava ræði yvir tí og tí má tað ikki up á nakran máta vera soleiðis at ein danskur ministari kemur at taka avgerðiryvir
høvdið á føroyingum tað tað ber ikki til
beini johannesen ja tað eri púra samdur í at at tað er so tað er vist at vágaflogan er eitt yvirtikið á málsøkir og tískil skulu vit eisini hava hava fatur ella hava greitt tað á tí økinum og tað eru sjálvandi øgiliga nógvar avmarkingar kanska ikki tá hann tosar um kanska ikki akkurát hernaraliga men atat tað eru kanska forboðið at flúgvadronir og annað á ymsøkjumog og tað er kanska eini um tað er ein partur av hesiner ríkislógartilnanum tað veit mann so ikki men eg haldi hetta her má mann má seta la man fáa tað greitt fram í vinnunevndini akkurat hvat
at hvørjar ásetingar eru galdandi ug ikki takkfyriso er tað jóhandalgersv
h landstýrsmannun í vinnumálanum í sambanivðhenta málið so er tað soleiðis at tann tantann herðingin sum er ella tað sumstanna skemur afturat snýr seg um tað at vista eru vandamikla støður fyri okkara samfelag tað vil siga at onkur ætlar at smitta okkum við eni eptmi viðat kanska blaka nakur tí okara luftir umnn veita av at vidronum kanst tú gera nógv ting í dag so skal mann hava møguleikar fyri at lukka luftirúmið fyri at fyribyrgja er tað soleiðis at beinur johannesen gjøgnum formmann eisini skilur at at tann heringin sum f fram í mun til ta lógin smslíkar borðin er í hesum her ríðslógartilmælunum

soleiðis sær at eg skilji tað og hyggu mann eisini til dømisí viðmerkingunum so er tað eisini avsett at allar hesar avgerinir skuldu takast í samráð við føroya landsstýrið og tað er bæði mann tosar bæða um hernaraligt at avmarkað og steingja loftrørimum men tað er eisini tildømis tá tað kemur til epitomiur at mann kann eisini steingja ella avmarka tað a men sum sagt tað era
í samráðin við føroya landsstýrið takk fyri ja takk so er tað næsti røðari bjarni hammer ger so væl
ja takkfyrhra formaður okur hat viðgera eitt uppskot frá landstýrismann í vinnumálum um at setta í gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretivin forferevni at forskeljigu lóg um ending í lóg um luffart hetta er ett mál sum er nýliga borini í enum tingi tá eg sigi nýliga so er tð fyri nøkrum fáum døgum síðan og og og ætlanin er at ella at tað er longu givið loyvi til at víkja frá øllum tíðarfarstumi í hesum málum tí hetta er ein útreiðsla fyri fyri fyriatlantik vága á floghavn í sambandi við nakað uman kallar fyrieitt seyðstiggjald seyðstiggjaldið dragar seg um at øll sum ferðast ella tað ereitt gjald sum verður lagt á tey ferðandi skulu gjalda eitt gjald fyri eftirlit avluftirúminum tað er sum so fínt nokk e tað er í lagi haldi eg atvist tað er atat tey føroyski ela føroysktka luftfelagið skal fáa eina eyka rokning upp á kanska nakrar hundrað túsund ella eina millión tað er ikki heilt greitt í hesum málinum hvat tað blívur thilduð er ana up á hvussu nógv fólk flúgva tað er í lagi og tað er tað fyrsta útgangsstøðið sum nevndin bleiv kunnað um hví okur skuldu víkja frá tíðarfreistunum tað var tað og tað hevur sjálvandi eingi nakað ímóti at mann hevur eina skjóta viðgerð av tí men tað eru onnur ting í málinum tá mann hevur lisið málið mann eg fingið málið og tað er millum annað sum beinur johannesen var inni á at tað eru ein herðing av nær og hvussu mann kann lukka av ta føroyska luftrúmið tað kann vera ja í krígsstøðum men tað vísi her eru eisini evnir ting at vit sum skal lukka av fyri sjúkum og kom vvitog kovit og sovíðari tað er eisini í ordan sjálvandi visti t eru átrokandi neyðugt so skal mann kunna steingja føroyska luftrúmið av við einum knipsi vistu eru avtrokandi neyðugt men tá tað er sagt tað reisir s í øllum førum nakrar lítlar meira ivaspurningar enn um eitt eitt gjald skal ásetast soleiðis at atlanticirwas ella boðt at fáa havn skul a spara nakar krónur tí harra formaður havi eg avgjørt sum formaður í vinnunevndini at tað verður ikki tann skjóta viðgerðin sum upprunaliga ætla tað verður tað ikki málið má lýsast betur enn okur gera eina skjóta viðgerð aftan á døgurða í ein tíma ella tveir tað eru nógv tað er jól í hondunum kann mann siga tað eru nógv mál á skrá so at eg havi avgjørt at málið ella javsavgjørt men landsstýrismaðurin oig eg havi prátað saman málið er komið niðan her tingi tá verður viðgjerðt nú og so fer tað í vinnunevndina og so taka so tekur vinnunevndina yvir vinnunevndin fer so at viðgjørda málið so skjótt sum til ber men okur noyðast at fáa lýst allar noyðast at fáa lýst málið soleiðis at tað ikki eru nakað eftirfylgjandi tí tað eru nakrar yvirspurningar altso okur eru inni í føroyska luftrúminum tað eru kanska slekt ikkisonógv uppáser men okur noyðast at fáa onnur ting ogokur noyðast at fáa tað vent hetta málið soleiðis at okur eru soleiðis øllum førum so trygvi sum okur kunna tá ið tað fer út aftur í samband við krónugjaldið tað stendur ikki nógv føst áseting á nær tað skal verða til men tað ber væl til at koyra í lógaruppskoti ati soleiðis at tað ikki missa verða ein missur fíggjarligur missur fyri partarnir sum eru involveraðir at tað kann vera við aftvirkandi kraft og tað er soleiðis tað kemur at verða hetta málið fer ennat viðgerð nú men tað verður ikki tann sjóta viðgerðin sum upprunaliga ætla í nevndini okur taka eina viðgerð sum er hesum málinum vird og soleiðis fer tað og øll tey allir teir partar verða kallaðir inn sum skulu verða kallaðar inn og tað er tað ig sepp bara greiða greiða greiða løgtinginum frá øllum teimum sum liða heta málið sum halda at er kanska ivasama um at hetta málið verður avgreitt skjótt kanska for skjótt tað verður tað ikki hetta málið fær vinnunevndina og tað fer nat viðgerð sum tð eigur at fáa og hon verður ikki liðug hon verður ikki ferdu
brdi áðrenn jól takk fyri harra formaður
jatakk so er tað bjørt samelsen sum fær eina viðmerking ger su væl takk fyri ja eg haldi tað er eini røtt avgerð sum formaðurin vinnunevndini hevur tikið tí at tað vísir s at tað er málið er ikki so lítið og óskyldigt sum tað sá út til at vera vág á floghavn hevur eisini nakrarrættiliga álvarsamar viðmerkingar til hetta málið har tey vísa á ati hetta kann geva stórar avbjóðingar fyri flogvøllin eisini fíggjarliga um flogvøllin knapplívir stongdir av orsøkum sum mann ikki kunna stongt flogvøllin fyri síðani hetta heimild faktist varð ásett aftur í í nítjan hundrað og trýss so eg bara siga at eg stuðli formannin vinnunevndini í hasari avgerðini tí eg haldi faktisk sattað sær út sum tað ereát mál har mann ætlar at skerpa nøkur rættindi hjá donskum myndugleikum á einum øki sum faktiskt er yvirtikið í føroyum
nemliga flogvøllin takk fyri
takk fyri harra formaður tað er soleiðis tað er at har eru nøkur rættindi hjá føroyingum sum kanska eg veit ikki m mann kann siga kanska ikki ferða vird tað vitigrød ikki tí er tað er tí er tí er tað øgiliga umráðandi at málið fer tað viðger tað er sum e neyðug tað er har eru teytt har da ger og tíbetur eru partarnir samdur um tað nevndinii og landshýrismann er samd um tað at okur geva tey eina viðgerð skjóta viðgerð sum okur kunna men ikki eina viðgerð sum verður skundu ígjøgnum løgtinginum so at

hetta snýr seg et rívsløg til mæri tilmælir frá í samband við okkurtá luftrúm sum kemur frá lansúrsmann vinnumánnum magnus rasmussen nhansara stýri sum hava við loftfreðsli at gera og tað snýr seg um nakrar nakrar tillagingar fyrst og fremst av nøkrum seyfitti gjøldum sum hava verið ásettí eitt á tíðarskeið sum mann vil hava tillaga millm annað orsakað korona og eisini orsakað av nøkrum prísum sum mann kanska iki er heiltsum ikki helt korektir í løtuni sum okulu hava sum at vera broytt og so er hitthin parturin er

ferðsluni okur hava okur hava jú yvirtikið vág aá floghavn men okur hava ikki yvirtikið loft rúmið

greinum gongur út uppá sum hevur við tað at gera tað at mann skal kunna undir serligum umstøðum

sum hava við kum ara fólk kat gerast sum ko koma í vanda tað kann vera orsakað av kanska terrur ella at ein drona flýgur inn yvirhavnina viðeini posa av epla ella einum lønirat blakan er yvirtykum so so at so at mann man mann kann støðga eina slíkari hending í góðari tíð soleiðis at tað ikki hendir altso ta vilsað atmann lukkar luft rúmi fyri at fyribyrgja tar og og og harviðg avverjir tann tann vandan sum sum kann standast av tí líkum og so sjálvandi hevur tað sínari sínar militeriu grundir eisini at tú í krígsstøðu kann kann seta ávísar tretir í gildi og tað er jú

heimildra sum eri í henni eri eg galdandi í í føroyum í dag tað er henda her herðingin her sum mann snakkar um at at fáa inn afturat og ikki at siga tykum so so er jú heimurin broyttir munandi hesi síðstu hesi síðstu í kansta tjúgu árini og tískil trúgvi eg eisini at ein sovorðnin grein kanska er relevant at at hygga upp á at gera eg veit gott tað at at loysingarfólk og tey sum hava hug til at yvirtaka loftrúni og siga ja me hetta er vága floganir or yvirtikin lat okum nú syrgja fyri at hetta er okra øki og sovíðari men tað er tað altso ikki tí a er ikki yvirtikið og tí munu nokur eisini í samráð ella trímmár eisini tann transportnestran sumdrar einkvørtr u situr í samráð við okra myndugleikar og landstýrisfólk áðrenn ein slík áseting verður verður verður sett í kravt tryggja sær tað at okur taka undirvið sambært hesum her frágreiðingin sum liggur við her í samband við grein trý sum erður nevnd her har sigar til stykki trý í tí greinini at slutningur íhennasta stykki eitt og tvey di vetrureferoysk omráðdri rfsft forhandling millum ferðurin s lanseri so skuldi tað verið líkasum greitt tá mán kemur til hoyringssvar so havi eg lag merki til at hetta hoyringssvar er komið frá vágáfloghavn summ sor iva eitt sindur um hesa heri greinirnar nú veit ikki hvussu nógv ið floghann hevur kunnað seg annars við við við ráði sum varar av hesu greinuni og hesum lógini tí eg haldi sjálvur tað ati tað er eitt sindur ja eg veitkim ski so undarligt men men men tað virkar sum um at mann mann her sigur tað at hetta her er púra burturvið og at mann mælir nærmaskt frá at hetta verður gjørt tí at tað skal raka flogvøllin og at mann sjávandi kan missi inntøkur vissi hetta her hendir eg havi hug tilat vøndar ti høvdis siga tað ókey altso visti okur vera útsettr fyri ein ein ein ein ein einum tr áhandling av av av av einum av einum áslíkum slag at mann snakkar um at tat blaka ypodeminiðri høvdu okum ja so eta jú a jú spurningur hvat er rætt eg sjálvandi er tað rætt at mann steingir luftirúmi tá tað sigur seg sjálvt fyr at fyribyrgja tað men men hetta hali eg ki i at fáa viðgjør viðgjørt í nevndini bjarni hammer g formaður nevndin hevur sagt tað at málið hevurikki kunna gig honum og tað er so tað tað er eg skilji tag at gjørt í samráð við landssýrsmanninum mást tita ikki ókey tað segða meg men men tað haldi eg hvussu so er at tað eigur at verða gjørt tí at visumálið hevur tan skund sum landsmaðurin hevur sagt at tað hevur so haldi eg hvussus at okur eiga at í gása ei upprøkur ordiligt og og syrgja fyri at málið vr fer ein eina viðgerð sum sum tað sømir seg at man ikki fer at gera tær til eitt ein eina kastibløg politiskt tí tað er ikki tað tað er eg hadi ikkiat mnnkann siga tað hr er er er nakað politiskt vusu í hesum málinum tað haldi eg ikki mnn kan siga meni eg fari hvussu ser at giva á málinum tað viðgert sum tar fortenar og og sjálvandi hoyra tann partarnir sum koma inn sum er relevantur og eg vóna tað at málið fer eina góða viðgerð í nevndini

jammviðmerkingtakk fyri harra formaður er samdur johandal um at sjálvandi skal luftirinmsteingjast í heilt serligum umstøðum og sovíðari men tað sum tað er í hesum er sum err á at akkurát sum johandal sigur hetta er ein viðgerð sum skal av eina viðgerð sum sømir seg tað viðgjerðiað forkenar tí tað var ikki so skyldað sum landsstýrismaðuri fyrstani kom við at tað vóru nøkur gjøld sum skuldi nøkur gjøld sum skuldu sum kundu at lanti kundi kuma betala og tað var tað sjálvandi ynskir vinnunevndini ikki ella løgtingið ikki at tey óneyðugt skuldu fáa nøkur gjøld og lagt vt yvir seg og landstýrsman hevði fungið kunningina at tað fer sí eina skjóta viðgerð um hann er samdur í títtí í stað men tað passar han eir fngið eina viðgerð so an kann ikkisiga anna ikki fungið eina viðgerð ei vi fingið eina eina kunning um tað men hetta málið má hava eina eina viðgerð sum sømir seg sum tað fom kjenar tí tað er skjótt hetta her kann blíva mál sum sum jóndal eisini er inniá som kansn
skapa óneyðugan ruðuleika í løglinginum
fyri haraformaðurjóhandal ja takk fyri ja eg haldi eg havi sjálvur greitt rímiliga væl frá júst akkurát hví mann vil hava hesa ásetingina og lesir mann viðmerkingarnar frá umhvørvisvinnmálaráðnum um hetta málið sum vísir til lógina og hvat heilt spesifiktman ynskir at fáa tillaga so haldi eg tað verður sagt øgiliga greitt við teimum viðmerkingum frá ráðnum á síðu níggju í lógaruppskotinum hvat ið hetta her snýr seg um í sambandi við terherðingarnar man snakkar um og tán møguleikan mann snakkar um at kunna steingja lurtiremi hvat orsøkuri er til tað so tí haldi eg tað at mann burdi havt kanska gingið landsýrsmannin á møti við teimum yngjnum han hevur men lat okum taka málið í nevndina og síggja hvat hvat leikur fer og og ger okra besta ferð at fáa tað vendar eftir
og fóra út aftr soleðisum sum tað eral at vera takk fyri
so er tað bjørt samelsen ja takk fyri nei eg kundi hugsað mær bara kunnað johan dal um ati tað sum hendi var hettar at landsstýrismaðurin kom og bað okkum um ati vera við til at skunda hetta málið ígjøgnum ter játtaðu við og hann forklárað okkum so at tað snúði seg bara um hesi gjøldini og tað var ein fyrimunur fyri tey sum brúkaðu á floghavn at mann fekk hetta ígjøgnum og tað høvdu vit sjálvandi onga áhuga í at liggja í buktuni í mun til tá ið vit so far at lesa uppskotið finna vit út av at har eru nakrar rættiliga prinsipiellar broytingar sum landsstýrismaðurin leptki nevndi og eg trúgvi ikki at magnus rasmussen hevur gjørt tað av av ringum vilja eg trúgvi bara tyl feri hansara fatan at tað fyrst og fremst snúði seg u esæ gjøldina og et tosaðu so við landsstýrismannin í gjár og forkláraði hon at høvdu vit vitað tað so høvdu vit nokk ikki tikið undir við at at hetta málið skuld skundast ígjøgnum so vit hava veruliga brúk fyri at mann fær lýstað væl og eg haldi faktiskt hetta eru nakrar nýggjar upplýsingar sum tað verðar øgiliga trupult at arbeiða
ja fór skjótt ígjøgnum takk fyri

gersovælja ja takk fyri nei eg havi fyr so leingi ímóti at manne hoyrir teirra relevantu partainginir tað skulu eg sjálvandi gera hta um ann viðgera eitt eitt mál og og tí fari eg sjálvandi eisini at atgera mítt ata heta málið fer eina góða viðgerð og og eina sømiliga viðgerð í í nevndini hjon uba takfyrihara formaður ja takk fyri so er tað bjørt samels
ja hetta er so hetta ríkislógartilmæli sum er komið frá landsstýrismannunum um at seta í gildi annordning um íkraftsetilsi forferurin av forskeljigu lógi og endringarlóg á flóg um loffart og visi mann lesur høvuðsviðmerkingarnar til hetta uppskotið so fær mann ta fatan at hetta bara snýr seg um broytingar í hesum her seytiugjøldunum ella trygdargjøldunum og og eitt gjald sum verður goldið fyri tað eftirlit sum er í mun til flogferðslu og loftrúmi og tað var soleiðis at gjøldini tey lækkaðu í juni í átjan í í í danmark við lóg gjøldini eru ásett í lógini og mann strikaði eisini gjøldini fyri frá fyrsta juni til einogtretivunda desemburí tjúgu einogtjúgu tí mann metti at hetta var so mikið

fyri at lætta um hjá flogferðsluni oghjá vøllum nú tá ið øll flogferðsla í veruleikanum og flogvallirnir vórðu raktir ógvuliga meint av korona og tí at øll flogferðsla steðgaði orsøkin til tað ikki bleiv sett gildi í føroyum tá tað var tí at mann hevði í veruleikanum í tí donsku lógini gjørt eg veit ikkum ann hevur gloymt tað ella ella av ósetni hevur hevur mann ikki at havt við nakrar teritoriu ásetingar sum sum sambært ynsgjunum hjá dønum átti at verið í soleis at tð kundisetast í gildi fyri føroyar grønland eisini og tí hevur mann í føroyum faktiskt sgoldið fimmoghálvfjerðs oyrur meira hesa tíðina í í gjaldi fyri atferðast um flogvallin í hesum gjaldinum og mann hevur heldur ikki ffingið nyttu av hesum her at tað var ókeypis frá fyrsta juni til einogtretivnda desembur tjúgu einogtjúgu og tað er so tað sum landsstýrismaðurin hevur ynskt at fingið ígjøgnum soleiðis at mann kundi lætta um í mun til prísin hjá teimum sum brúka flogvøllin men avbjóðingin blívur so tá ið mann fer at lesa serligu viðmerkingarnar so sær mann tað og eisini t i mann lesur tann danska lógartekstin so sær mann t hetta her lógaruppskotið er nógv víðfendari enn tað hetta sum eg havi nevnt nú er tað sum landsstýrismaðurin upplýsti fyri okkum tá ið hann kom vit høvdu ikki sæð uppskotið hann kom og kunnaði um hann hevði brúk fyri at fáa málið skjótt ígjøgnum nú vísit tast tað at hetta snýr seg í veruleikanum um at geva danska transportministaran um víðari heimild í mun til at kunna steingja føroyskt loftrúm og tað haldi eg er ein so prinsipiell avgerð at tað er ikki nakað mann kann skunda ígjøgnum upp á fáar tímar sjálvandi eingin eri iva um at tjóðveldið sum jú rættiliga nógvar ferðir gjøgnum tey síðstu ja fleiri tíggju árini hevur lagt fram uppskot um at yvirtaka loftrúmið hjá okkum er eingin ivi tað eigur slettiki atvera nakrar ivi um at tær føroyski myndugleikar sum gera av um flogvøllurin í føroyum kann steingja ella ikki men óðansaman hevur ta støðuna ella um mann hevur kanska meira sambandsstøðuna so haldi og mann prinsipielt eigur at vera ógvuliga ogmerksamur og varin og farið detaljurnar tá ið mann gevur frá sær heimildir sum mann hevur í dag hetta við at kunna steingja flogvøllin eri eru heimildir sum danskir myndugleikar hava havt líka síðani ja nítjan hundrað og trýss e læraleið men flogvøllurin var jú yvirtikin tvey túsund og sjey og tá tá yvirtókma flogvøllin og og harvið eisini øll rættindi í mun til flogvøllin og um hesin kann steingja ella ikki og skal man broyta tær reglurnar og geva frá sær myndugleika tí økinum so haldi eg ati óansa hvønn floksmann hoyrir til mann skal vera heilt ólukksáliga varin og tí fari eg at heita tingfólk um tey ikki longu hava gjørt tað at lesa hoyringssvarið frá boga floghavn

erportmennikuin ella stjórin fyri flogvøllin

ella tað skrivað har ið í leiðslan fyri flogvøllin vísir á ati hetta kann fáa álvarsamar fylgjur og eisini fíggjarligar fylgir fyri vága floghavn og vága floghavn vil ógvuliga fegin hava hetta greinað nærri og eg haldi at teir vága floghavn sigur at hetta má greinast nærri áðrenn mann setir sett í gildi so hava vitskyldu eisini at lurta eftir teimum og tí var tað ati eg fegnaðist um at hoyra formanninm í vinnunevndini siga t at eisini hann hevur sæð at hetta málið er meira víðfevnd enn tað sum vit fingu at vita av fyrstantíð og tí er hetta ikki rætt at fara at skunda hetta málið ígjøgnum harra formaður tá ið korona breyt út tá høvdu vit allar altso ferðaftana ferð setti tein til løgmann tí at tað vísti seg at í danmark har bleiv smittan ógvuliga ógvuslig eitt tíðarskeið har vit í føroyum fingu tamarhald á smitnuølia skjótt tí mann var frammi í skóðnum og fekk sett í gongd kanningar ikki minst takkað verið á heilsufríi at starvsstovan var so skjótt úti dpes christiansen sum hevði hesar royndirnar saman við sjeinkaini og øðrum góðum fólkum innanfyri heilsuverki tey fingu hetta uppá beinið seinni kom so tetis til og tað betýddi at mann hevði eitt ógvuliga gott toymi til at fáa testað í føroyum um hann fekk tamarhald á smittuni nú tosi eg um í tjúgutjúgu so áðrenn danir høvdu vit fingið tamarhald á støðuni í danmark tá var tað soleiðis at vit í føroyum áttu havt kunnað stongt mørkini fyri teimum londunum har smittan var í reyða feltunum men tað kundu vit ikki tí føroya løgmaður má ja spyrja metti fredriksen um mann sleppur at steingja landamørkini í føroyum ella ikki eg haldi tá bleiv tað nokk so eyðsæð hvussu ja hvussu burturvóni og vit at tað kann vera viðhvørt tá ið mann ikki hevur vald á sínum egnu viðurskiftum og og ikki kann gera av hvør sleppur inn í hetta landið og hvør ikki sleppur inn í hetta landið tað má máa føroyskir myndugleikar kunna

og tí haldi eg eisini at tá ið mann so gemur við ein uppskot sum faktiskt snýr seg um at geva transportminnistarinum víðari heimildirinn í dag eg veit at landsstýrismaðurin fer at nevna okkurt um um kovinítjan í støðuna í mun til kvinítjan ella korona men sum eg lesi uppskotið so er tað nógv víðari enn tað tað er eisini í í mun til vis útlendskar vitjanir eru her so verður sagt nakað um dronir og o dronuflúgving har hava vit eisini eina lóg í føroyum um dronirflúgving og eg vil eisini gjarna hava lýst nærri hvussu hesar bóðu lógirnar

men tað er altso ásetingin til grein trý stykki eitt og tvey sum er ein herðing av tí galdandi lóggávuni av heimildini hjá donskum myndugleikum at steingja flogvøllim í føroyum og tað haldi eg bestemt ikki at tað er eitt mál sum p á nakrar máta egnað seg til at skunda ígjøgnum

tá ið mann yvirtók flogvøllin altso í danmark er tað soleiðis at nakrir flogvallur eru skrásettir sum verandi hnaflogvøllur og tað er vága floghavn ikki hesar ásetingarnar sum verða herdar her eru fyrst og fremst galdandi fyri hernaðaflogvallur í danmark men vága floghavn er burturav ein sevil í flogvølli tað er ikki skrásett sum ein hernaðar flogvøllur upp á nakran máta og sum sagt so er tað føroyskt yvirtikið málsøki so eg haldi fyri t allar flokkar eigur mann at at stíga ógvuliga varliga eg haldi tíverri vit undir hesari samgonguni hava sæð fleiri dømir um hvar mann yvirletur vunnin rættindi til danir aftur og tað vil eg staðiliga ávara ímóti at mann ger og samstundis skulu vit sjálvandi opin fyri at at føroyskir myndugleikar fáa ta heimild og eg haldi eitt sum er áhugavert í hesum uppskotunum tað er at har stendur at danir kunnu ikki steingja flogvøllinum uttan samráð við landsstýrið men har stendur ikki í semju við landsstýrið og har stendur heldur ikki at landsstýrið skal játta tað vil siga at at danski myndugleikar kunnu gott líka samráðast við føroyskar myndugleikarar og vis mann so ikki samdør við føroyskar myndugleikar so kann mann gera sum danski myndugleikar vilja

men harra formaðu eg havi ikki nógv annað at leggja afturat enn at hetta málið sjálvandi fer at fáa eina seriøsa viðgerð eg vænti ikki at tjóðveldið fer at taka undir við einum uppskoti har mann har mann loyvir donskum myndugleikum at fáa størri suveranitet yvir og so slett ikki tá tað snýr seg um yvirtikin føroyskt málsøkir men tann gjaldspart her tveir partar viðk okkum taka undirvi hesum uppskotinum tann eini er hetta við gjaldinum og broytingarnar í tí og hitt er tað at mann faktiskt ger alla hesa lóggávuna kynsneutrala í orðingum at mann fer inn har mann skrivar ja eg minni ikki hvussu orðingin er men tað er ein rúgva av broytingunum snúgva seg um orðingar í lógini har mann fer inn og broytir tað til

til dømis g kann taka dømi í grein tíggju stykki tvey og grein ellivu stykki tvey har hans verður broytt til eiðerens so ella hann verður broytt til ministaran og so frameftir og hann verður ybroytt til luff flogvallarstjóran og so framframeftir á donskum sjávandi tí hetta er donsk lóggáva tað at mann ger tað hava vit tað hava vit fyrisovit tað tað má mann gjarna gera sumn hug til tað og gjøldini kumu gott taka undir við men vit taka ikki undir við at geva so mikið sum ein lítlan part av lítlafingrunum ella legni á lítlafinguri afturat til danskar myndugleikar tá ið vit hava yvirtikið nøkur øki
takk fyri
so er tað viðmerkingar jóhannes joensen gersuvæl takk fyri harra formaður sum eg skylji ta so so kemur ætlansflog at missa pengar vistu vit ikki samtykkja lógina ár fyrsta januar er tað soleiðis møguligt at vist mann ætlar at viðgera tað komandi ári at at eg verði afturvirkandi kraft soleiðis at at flogfelagið ikki mist penning tá gjøldini bleiv við at vera sum tað eru kann mann so gera lógina frá fyrsta januar allíkavæl
takk fyri
bjart samuelsen ja takk fyri at so í øllum førum so má mann tað mugu vit spyrja landsstýrismannin um í nevndini tað mugu vit fáa upplýst tí at tað sum hann leggur upp til at so hes at broytingara vórðu gjørdar í átjan og eg kundi gott hugsað mær eisini spurt um tí tað sær út sum tí tað mann vild hava inn atso tær broytingarar sum eru gjørdar tá um tað so betýðir at mann eisini fær tú mann hevur goldið meira í føroyum sum er nevnd fimmoghálvfjerðs oyrur perferðandi mann hevur goldið fimman hálv í staðin fyri fýra fimmoghálvfjerðs fyð hvønn ferðandi og mann hevur ikki fingið tað at tað var ókeypissatt har í hálva árið í tjúgutjúgu tá tá ið korona herjaði so tað er jú eisini en relevant spurningur um tað kemur við og vist tað er við so er tað longur við afturvirkandi kraft men óðansæð um málið er um ætlanin er at fada ígjøgnum til dømis í januar mánað altso alternativa eru um mann tók alt annað úr uppskotinum enn gjøldini tíverri er einki hoyringsvar frá ætlanslog í tilfarinum men tey verða sjálvandikallaði
við nevndina sum mann kann fáa tað lýst har men her eru so nógvir prinsipuellir spurningar sum vit sum nevnt ikki fingu upplýst at byrja við so
hoydal ja harar formaður eg haldi t bjørs samunsen lýsti vælstøðuna hjá hjá tjóvøldi heldamáli at sjálvandi taka vit undir viðnøku gjøld sum sum sum er tørvur á so a føroyska føroyski flogvøllurin og førosku flogfarðsil narl kann mennast men tað fekk bara at hugsa um vusu løgiðtað er at vit góðtaka hasar treytirnar um it skal klappaein dansku ráðharri gera hettar altso e hugsaði bara um tað menniskjan sum fra fram bara á flogvøllinum síðan vit yvirtóku tan altso áðrenn tað sótu vit í tretivu ár har hendi absalutt einki nú hava vit aftur her dugnalig fólk sum sum hava bygt flogvøllin út og sum allan at mennan vit hava fingið innflúgvingarskipanin so framvegis so at so hetta hetta málið átti at verið ait ela positivt málhar vit søgdu jamen hethetta kláraru vit sjálvandi sjálvi og best va var meg sjálvu reguleraðu í hesar hesar upphæddirnar og eisini brúktu tær inntøkurnar sum einaferð eru til at menna okkara egnu
til góðførslu
bjørt samelsentakk fyri ja tað er eingin ivi um at mann sær øgiliga væl tá ið mann yvirtekur málsøkir ati mann kann siga hjarta og ábyrgding koma at fylgjast at og mann sær ofta eina stóra menning tí ati mann fær ábyrgd av so ábyrgdin kemur at liggja hjá teimum sum sum brúka hetta til dagliga og tað hevur stóran týdning haldi eg men eg haldi sjálv ta nokk so álvarsamt og eg eg havi virkuliga stórt álidtá magnus rasmus en landsstýrismannini og tí føli eg meg eg føli atað øgiliga álvarsamt ám mann fær upplýst hetta bara snýr seg um gjald og teimum su seti seg in í málið finni mann út av at tað er nógv meira álvarsamari og eg tosaði við landsstýrismannin undir í gjár og og hann eg ivist ikki í at hann er upplýst eftir besta førimuni men meni eg má so bara siga tað ati at hetta málið fer sjálvandi við tjóðveldi fer at geva hetta eina øgiliga góða viðgerð sjálvt um vit eg vænti ikki at vit fara at taka undir við hesum her ásetingu sum eru uttanum tað við gjaldinum men
men vit vilja fyri tað gjarna viðgera tað
serjóstjandalja takk fyri ja eg skilj ikki ordiliga bjørk samensensa niðurstøðu um at hon ikki kann taka undir við hesum her tí at luftirið mið er altso ikki føroyskt málsøki okur hava onga eftir hesirtænasti í føroyum sum kann trygjaokkum tað at skuldi havt álop komið á okum av v av av ymiskum áðum sum eg nevndi í í áðni míni samsrøðu so vit ikki okurs koma at síggja tað áðrenn tað hendir tað verður altso tæir eftir hamyndugleikar sum halda eiga við at tingini fyrriganga ordiligt so tí skilji eg ikki ordiliga hetta her hetta redadrykkin frá frá tjóðveldi saman við eta málið er tað er einki broytt í hesi lógini her altso honhevu veri eitr njanhundrað og trýss heimildirnar vera har allar heimlar eru í statvek har tí tað er ikkiyvirtiskt málsøki og nú vil mann so hava eitt lítið ískoyti aftrað sum ger tað at mann kan gja tryggja okum ímóti ívanda uttanfrá
hvussu málin tók eg
bjórs samelsen eg haldi tað er gott at mann kann samstarva og eg haldi t tað er gott at mann kann eisini samstara við danskar myndugleikar men eg haldi tað er nokk so álvarsamt visti mann letur sum um at hetta uppskotið bara snýr seg um gjøld tí tað gjar tað ikki og tað haldi eg komi rættiliga greitt fram frá framsøgufólkum higartil eg havi kanska eitt sindur verri við at skilja jóhandahl gjøgnum formannin at hann ikki krevur sum ett minimum tá ið tað stendur í lógini ati mann bara kann steingja í samráð við føroyskar myndugleikar at tað ikki stendur í í í einiheit við føroyskar myndugleikar ella umføroyski myngleikar játta tí tað vildi hildið tí tað gevur onga meining at tað stendur attað skal vera samráð vist t ikki er visti ikki stendur greitt at tað eru føroyski myndugleikar sum mága siga ja ella nei men at mann samstarvar um trygdarviðurskifti bæði við danir og við nato við onnur tað haldi er fínt eg haldi bara at vit skulu lyfta okkum sjálvi upp til at vera á jøvnum føti við hini og bæði taka ábyrgdina sum fylgir við tí og sjálvandi eisini flyta tað burtur frá dønum og yvir oku
tykkara egnu herðar at bera takk fyri
bjarni kárasom petersen gersuvæl takk fyri harra formaður ja eg haldi ati tá ið mann fyrsti bar eyga á hesin her málinum so vísti tað seg at vera eitt sindur meir rúgvusmikið enn hvat mann hvat mann roknaði við er eru elementir í lógaruppskotunum sumi vinnunevndin fer at hava øgiliga trupult at viðgera til fulnar vissi mann ikki fær tað neyðugu tíðina til at gera tað tí taki eg sjávandi undir við at tað skal fáa eina góða viðgerð og at tað fær so langa tíð sum tú hevur tørv á vit eru nemliga nokk so prísgivin tí at tað eru sovorðnir spurningar sum eg ivist í um landsstýris yvirhøvur kann svara tí at nógv av hesunum kemur eftir ynskjum frá ministeriunum í danmark so tað vil siga at vit fara hava trupult samsýnuvís við at fáa svar upp á hvat til dømis mann meina við tá ið mann sigur serligar um stendiheitir tá tað kemur til at lukka og hví tað sum bjørt samensen eisininevnir hví tað bara er samráð hetta fer at krevja at at vit hava eina gjølla við
og tað fer at taka tíð takk fyri
ja takk fyri eg haldi hvussu mann skal taka til eftirtektar tá ið ein royndur løgfrøðingur á vága floghavn beinleiðis skrivar at hetta má greinast nærri hvørjar avleiðingarnar eru fyri tann føroyska flogvøllin tá haldi eg at um mann ikki hevur hug at lurta eftir tjóðveldi tær skilja kanska væl at sambandsfólk ikki hava so haldi eg øllum førum at mann eigur at lurta eftir hvat ið váða floghavnin sigur og og tí sigur bara hetta er ikki mál sum eg egnaði at skunda ígjøgnum tað hevði verið rættiliga ódemokratisvið sum mann royndi at pressa tað ígjøgnum men tað trúgvi eg heldur ikki at man mann ger eg rokni við at at tað ber til at finna eina eina skilagóða loysn soleiðis at mann kann fáa so gjøldini upp á pláss og og so a fáa at greina hin partininei
takk fyri
ja tað sum eg komi at leggja á dent á og tað sum eg dugia at síggja í her so er tað serliga trý ting sum hann broytir og og tað er tað ein av tí sum fær mest uppmerksemheit øh eg fór atbyrja við seyftigjaldinum so er tað soleiðis at øll ferðafólk eldri enn tvey ár skulu gjalda heftar her og øll feløg útlendsk og føroysk skulu gjalda hetta ferðagjaldið sum eru nakrar krónur perferðandi og sum í øllum øðrum avgjøldum ella tann flestu sum verður tað lagt á ferðaseðilin so tað er sjálvur kundin sum síðst enda fíggjarætt her og og hvat erdamál fíggjar tað er trafikk sturelsen sum hevur eftirlit við loftrúminum og

og utrafisterlsin tað er ver ikki stýrt sum aðrar fyritøkur altso tey skulu ikki leggja sæg eftir av yvirskot og skulu sjálvandi heldir ikki koyra við undirskoti og tí verur hetta gjaldið tillaga út frá gongdini seinastu tvey árini

tí at føroyar vórðu av miskáðum ikki við í broytingum sumverðu gjørdar í tvey túsund og átjan har mann lækkaði gjaldið so er korona g komið inn og fórt til at færri ferðafólk eru eru farin við flogførinum hesa seinastu tíðina og tað hevur so eisini ávirkað inntøkurnar her so her heru veru nagrir jersteringar sum føroya ikki veru partur av uttan fara inn í tølini so so havi eg skilt tað soleiðis at at atlantic kemur at missa nakað av pengum vissu vit ikki justera tað nú og og tað er tað mann vil við hesum uppskotinum justera tað soleiðis at vit ikki koma at gjalda meira enn ætlað

sum mær upplýstki verður galdandi heimild síðani nítjan hundrað og trýss ella har á leið og tað sum vága floghavn vísir á er at hendan heimild verður víðkað í í sínum hoyringsskrivi

tað er nokk altso hendan altso grein trý stykki eitt har tað stendur nár hendsini til ten óffentiligi sikkarit milterigrundi ella serliga umstender crveri kann transportministarin fastsetti reglura um at ágangin atgangn til luffart indinforwisomráddur cangis ella forbýtis

tí har stenda soleiðis næ tað ein offentiligur sikkuret crvert lerd llrs forðliggur ganska er serliga umstendrieg at har so kann transportinistarin eisini gera nøkur inntriv og eg dugi ikki heilt gjøgnumskot um um efta er heilt nýtt ella vága floghavn frá øllum førum tað ljósa sum at at tað verðurstramma upp og tað haldi er nokk so viktigt at vinnunevndin fær greiði á og ongantíð betur vistu tey kunnu lýsa tað væl og fáa greið hasum men samstundis gera tað skjótt visti mann ynskir at atat at atlantic ikki skal missa pengar upp á seyftigjaldið men tað tað má man atso við upp móti hvørjum øðrum tað tað skal ølumfrum gerast við skili og tað ivist ikki í at bjarni hammer formaður nevndini fer at fer at gera eitt triðja ting í og tað er kanska ikki nøkur farligheit í hesari justeringini hon men hon er ikkiblivin nevnd og tað er at at hámarkið fyri endurgjald verður hækkað og og endurgjald fyri hvat tað er í sambandi við persónsskaðar seinkingar ella kuffert sum ikki koma við og annað so hava ferðafólkini rætt til endurgjald og her eru nakað við einari altso urendurgjaldshámarki verður

sett út frá einari spesiellari oynd ella ein spesiellari valluta h sum kallast str og tað er eitt miðal av dollaranum evrini bretska puntunum og japanska jegnum og og síðsti septembur so varð hendan oyndin sum svaraði hon til níggju komma eina danska krónu og hetta gjaldið verður so justerað fimta hvørt ár av i c a o er tað er nokk her mann hevur gjørt eina eftirmeting og og og hækkar hesar oyndirnar í str eindum og so her er ein rúgva av tingum í samband við persónsskaða og so framvegis er nógv gjøld har har tað verður hækkað nakað soleiðis at mann kann fáa eitt størri endurgjald fyri hesi tingini sum eg havi nevnt vistimann kemur út fyri teimum so tað er tað sum eg dugi at síggja hesum uppskotinum og og tað er heta her við at steingja loftrúmið sum kanska er tað mest kryptiska og tað sum vinnunevndin má fáa greiða á har hava vit so ikki umboðharra formaðu

ætakk fyrihara formaður vitivit eru til fyrstu viðgerð av einum máli sum við viðgera ásum landstýrismaðurin hevur undantak fyri at viðgera nú øhsum snýr seg um fleiri ting í mun til luftfart millum annað hetta her seftigjaldið sum verður ásett fyri umsiting av loftrúmunum og øðrum øh men so eru tað eisini nakrar aðrar ásetingar í ríkislógartilmælunum um at víðka heimildina hjá donsku stjórni ati niðurleggja allan aktivitet ella partar av tí í tí føroyska loftrúminum ta heimildina hevur danska stjórnin frammanundan danska stjórnin hon umsitur verjumál og hevur føroyska loftrúmið um hendi í samstarv við íslendskar myndugleikar øso tað er ikki ókent í øllum førum at at efti r eini heimild sum danir hava men ásetingin sigur eisini nakað um at mann ætlar at víðka hana til serligar umstøður øhum mann grundgevur millum annað tað at koronaforsóttin tá ið hon byrjaði so hevði so var tann ásetingin í tí donsku lógini instrumental fyri at kunna avmarka loftferðslu til og úr danmark og aðrir partar av ríkinum hóast mann ikki ordliga brúkti tað í føroyum í grønlandi øh tá ið tá ið eg skrivaði undir at víkja frá freistunum tá hevði eg inntrýggið av at tað kanska fyrst og fremst snúði seg um hetta her seyptigjaldið ø tað vísi seg síðani at aftaná hav nærlisið uppskotið at tað kanska snýr seg um eitt lítið sindur meira enn tað og egg haldi ikki í eina løtu at tað eri við vilja at at mann kanska ikki visti l fult ov heilt hvat tað snúði seg um tað hevur ikki verið ónsnahendsiktir men í øllum førum so haldi eg tað eru nakrar ásetingar í í hesum her ríkislógartilmælinum sum mugu kannast gjølla kannast nærri øhsjálvandi væl vitandi hvussu stóran týdning tað hevur at fáa hetta her seyðstiðgjaldið orðna nokk so skjótt men har gangið út frá at mann kann gott gera tað við afturvirkandi kravt tí ati eg havi tað ett sindur trupult við at vinnunevndin skal fara í holt við atviðgera hetta her uppskotið við skundi fyri tað at athetta her seyftigjaldið verður implimenterað tá ið vit eisini vita at tað eru aðrar ásetingar í sum it kanska ikki kanska ikki allir flokkar føla seg heiltsa tryggar vig tað kann gott verða at eg eru øgiliga lítið upp á seg men tað vita vit ikki og tí haldi egtað hevur týdning at at vinnunevndin fer at geva hesum her málinum eina gjøllaviðgerð og ikki koyra tað ígjøgnum uttan at hava eftirkannað allar fasettir og allir vinklar til til málið tað krevur so sjálvandi at vit skulu hava nakrar hoyringar og fáa tað onkurvegna fakmyndugleikan inn yvirí og og eisini at hyggja eitt sindur upp á tað juridiska grundarlagið tað merkir so tað at hetta her má allarhelst bíða til aftaná aftaná nýggjár tí eg kann ikki síggja fyri mær at hetta verður samtykt áðrenn áðrenn tað ikki ikki um tingið ætlar sær jólafríði í øllum førum øhtað er ikki so ræðuliga nógv at leggja afturat um um hetta málið tað tað hevur nøkur nøkur góð ting í nakrar tillagingar sum eru neyðugar men har eru eisini nakrar ásetingar í sum eg sum eg havi spurningar rundanum og ivamál um men eg vóni so í øllum førum at g vit fara at kunna innanfyri ikki so ræðuliga langa tíð givið hetta eina góða viðgerð í vinnunevndini takk fyri

ger so vælja hararformaður eg skal kki lggja nakað afturat uttan tað at landstýrsmaðurn heitti okkum um at vivíkja frá tíðarfreistumum og tað játtaðu vit og eg hald at landstýrsmaðurin ætlar við hesum atgreiða eina fløki sum kanst a komin í viðvíkjandi gjøldunum og tað taka vatð undir við at greiða øh men tað er nú áhugavert og altíð gott at kunna kunna viðgera mál av slíkum slag tí at tí tað koma nøkur prinsipiell ting upp og tað var mest tíð at eg tók orðið harra formaður tí at at greiðaeit sindur frá hvussu er hisu loftferðsluni og loftrúminum øhfólk vita jú at vit og ynskja at taka loftrúmið á føroyskari hendi sjálvsagt í haldi tað kann era ein stór menning í tín øh men eg hevði eina løgna uppliving sum siga eitt sindur um hvussu vit kunnu flyta føroyar framá kortini ella okkara lóggávuvald framá í undanfarna samgongu og tað var í sambandi við ateg legði uppskot fram um at herða grindalógina tí at tann grindalógin sum var vorðin herd hevði ikki tað ísær umat hetta fyri at vit kundu lýsa eitt grindaøki fyri eitt stongt øki so at sigur sjeyppard og onnur skium koma inn og í ta lógina settu vit eisini at landsstýrismaðurin kundi gera reglur um at dronnir og loftrúmið eisini kuldi vera partur av tí lísta grindaøkinum tað skað kundu vera ein sjónmitu koman verin ella ein kilometur kønn vegin men eisini upp í loft og tá kemur eitt sindur rúmlga friðarligur fútu til mín við boðum úr danmark um at tit hava ikki heimild til at lóggeva um loftrúmið og so spurdi eg jamen hvat er tað eg meinan veg aso sjálvandi munu vit kunna steingja loftrúmið og landsýrsmaðurin má kunna kunna geva heimil til at steingja loftrúmið saman vera grindaraktur sum at kann steðga dronum ella tyrlum ella hvat heinár eina fer brúka so siga hvat hhvussu definera tað strá loftrúmið men tað er ein metur upp frá frá svørunum tað hevði aldrinhorfyrði tað vi merkir altso tí eg havi livandi meginpartan av mínum lívi í føroyum at eg havi gingið runt og tað er bara tag hjá mær mær atat vera beint beint frá lærunum niður at egeri á føroyskari jørð men alt tað sum omanfyrier í donskum loftrúmi men soleiðis definera teir tað veruliga h men orsøkin til at eg siga tað eisini ti at vit kunnu kanska fáa eina eina góða viðgerð a hesum málinum eisur hussu vit fáa vildi eg ynskt at at tað tann føroyski landsstýrismaðurin kundu taka avgerð um hvørt hvørtloftrúmin skal steingjast og annað tað haldi eg ber væl til yvirthal ikk fi at marnusrasmussen hev kunnu ynskt ta tí a so segði eg bara við fútan og og íg haldi ríssumboðið eisini ja men eg fari at sigata við tingi hattað tað er sagt og eg haldi at vinnunevndin fekk tað at vita men vit lóg góð ut á kortini og lógin er samtykt og eg gjørdi kunngerðina og tað vil siga at tað er altso føroyski landsstýrismaðurse kunngerðir um hvussu mann kann steingja loftrúmið í samband við grindarakstur og tað hevur borið til tað er einki vóðmalir komið í danmark og var mann øgiliga formaliiskur so siga tað at tað er nær neiri it hava tit hva kk sláa at lóggeva oman fyri ein metur ir yvir yvir yvir føroyska jørð og tað er jú púrasta avolda sjálvandi og tí fari eg bara at heita á vinnunevndina og landsstýrismannin um at skjóta tað upp hett e á ríkslógartilmæli eftir sum at loftrúmið formliga ikki er komið á føroyskari hendur enn tað kundi tað væl verið gjørt haldi eg men kortini so bara skjóta upp at vit samtykkja at tað verður føroyski landsstýrismaðurin sum gera av hvørt føroyska loftrúmið skal steingjast og annar sjálvandi at viðgera hetta við gjøldunum og annað tílíkt tað er bara ein bara ein áheitan og bara eini ein søga um hvussu ið tað ber til at flyta tingini tí at hóast danski danski myndugleika mótmælti eisini skrivliga haldi eg og søgdu hetta haa ikki log til so hevur tað ikki verið nakar sum er mótmál síðani og í kunngerðini er tað so ein tan sýslumaðurin sum fær heimmild at definera ta stongda grindaøkið altso bæði bæði á sjógvi á landi og í luftini og tí kann eg bara siga við við tingi at tað eydnaðist altso undar undanfarna samgongu eg haldi at vit stuðli frá øllum flokkum at yvirtaka loftrúmið og at stjórna loftrúmini og hvussu tá að kemur tilgrindarakstur so má tað eisini bera til í øðrum førum takk fyrahara formaður
ja takk so er tað landsstýrismaðurin
so kom eg her niðan tingið og við einum lógaruppskoti og fyri at kunna leggja tað fyri so máttiú seytjan undirskriftir til og tær fekk eg men so var tað tað t eg helt hetta málið var átrokandi eg skal koma til hví tað er og tí ynski eg at mann kundi víkja frá tíðarfreistinum og tí tosaði við allar flokkar um hetta málið og greiddu teimum frá mann sigur hvat í høvuðsheitum hvat eg helt tað vera og so hevur tíðin víst at at fólk táe hava lisið uppskotið sígga eitt sidur øðrvísin upp á tað tað sum eg legði dent á tá og og tað sum eg eisini veg leggja denta á nú tað er tað at eg vildi gjarnahetta kom í tingið tí eg hevði fingið upplýst at vissi hetta ikki verður samtykt fyri nýggjár so missir atlantin erves umleið ein hálvan millión og vistman so samtykta februar til mars so so svara tað tað eina fjøruti oghálvtrýss túsund om mánaðin og tað er út frá hesum her seyftitjaldinum sum verður stillað eftir ferðafólkatalinum og tað sum egtað er tat danir broyta tað og visu vit ikki samtykja hetta her so eru tað ikki broytt her og so kom at vit at betala ein hægri takst enn onnur tað var út frá tí eg helt at tað var týdningarmikið og so veit tingið í hvussu er tað sum at siga at eg tosaði eisini við bjarna hammer sum formann í vinnunevndini tað helt eg eisini at eg átti at gera tí at tað er soleiðisnar at at andstøðan hevur meirilutanin vinnunevndini sum visti tað skuldi ganga skjótt fyri seg og fáa tað út aftur so mátti andstøðan vera við og tí helt eg tað var skilagott og neyðugt at tosa við formannin í vinnunevndini bjarna hammer og greiddi honum so eisini frá hesum tá ið tað er sagt so er tað løgtingið tað vinnunevndin sum hevur málið nú og bestemmar hvussu tað skal vera sjálvandi tað taki eg fullkomiliga til eftirtektar og og og tað eigur at vera so men eg helt bara tað at hetta málið hevði skund út frá einum økonomiskum sjónarmiði og so veit tingið tað verður sagt at mann roknar við at tað kann verða við afturvirkandi kravt so havi eg fingið upplýst beint nú at tað ber ikki til so veit mann tað men eg segði so eisini við formannin í vinnunevndini at eg helt at hann kundi hann var ett sindur ivasamur í morgun og greiddi mær frá at hann kundi kalla vinnumálaráðin landsstýrismannin saman við embatsfólkum sum kom kanska greitt nærri frá og meira í niður í smálutir tá að kemur tl hetta seyftigjaldið nú tað verður tosað um tað so er bara fakta tað at atlantcrvs kemur at missa pengar vissu vit ikki samtykkja tað tað er tað sum eg hvussu fara upplýst so tað verður tosað um hetta her at um hendanher setningin og altso at mann metar heta er ein herðing og hetta er eitt øgiliga stórt mál og so víðari har skal eg vera púra ærligur at eg havi sletki g satur upp á tann mátan og og tí tók eg ikki tað sum tað viktigasta í hesun her tí nevndi eg tað fíggjarliga sjónarmiði í hesini her danir sum málsøði er o danskt tað sum eg við i loftrúmið hjá okkum at gera hava danir myndugleikan og teir hava brúkt er mær kunnugt brúkt hesa her heimildina um at steingja loftrúmið í danmark í samband við pandemi við tí verandi men teir hildu kanska tað var betri at nágreina tað ikki her hatta men mann nágreinar tað soleiðisnar at mann setir eina pandemi upp í afturat bara fyri at nágreina tað fyriateir sul vera púra sikkrir og tí haldi eg ikki eri sannførd um at at at seanhering hetta hetta er mann kann siga heldur ein ein nágreining og tað tað er so mítt sjónarmiði meðan onnur síggja hetta sum eitt nógv størri mál og og tð tað er sjálvandi ymiskt

so hevur tað verið tosað hið tá bjørt samuelsen nevndi hetta her um umí samráð við føroyingar eg haldi taðt tendur í donskum í forhandling og og so er tað tað hvør hevur so endaliga endaliga orðið tá ið nú danir umsita økið so betíðir tað at teir hava tað allarsíðsta orði men tá tað stendur í forhandling so so vita vit tað at tað verður forhandlað og tað vil siga mann loypir ikki føroyingarnir um men men føroyingarnir hava ikki evstavald tá ið nú danir umsita tað so leingi sum vit ikki hava yvirtikið so hava egki evstavald á loftrúni men at vænta tað at mann bara líkasum trumlaralt livir uttan at taka føroyingar við ja tað kann onkur vænta men tað tað haldi eg ikki eg haldi eg heldur ikki at at eg havi legriðat halda halda tað so tí vil eg siga at at eg bar tað niðan her í tingið var út frá í høvuðsheiti undi fíggjarliga sjónarmiðunum og so veit løgtingið tað og tað er vinnunevndin og løgtingið sum hevur málið nú og so skal eg royna at greiða so væl frá sum møguligt saman við mínum embætsfólkum í í vinnunevndini tá ið vit fáa boð har so
tað var tað sum eg hevði at siga takk fyri ja so fær høgni heim
hoydal eina viðmerkingja harra formaður eg kundi spurt frá magnus rasmusen um hann evur um hannhevi havt nagað ímóti tí at tað hava føroysk landsýrsmaður sum sjálvur tókstøkaravgerðir men taðer eitt annað mál eg komi á kanska aftur til tað sum eg ávari landstýrsmannin um eg fór at taka upp í samband við hetta tí at tað eisini vevur tikn til atlantikarvegis eg eri so ófatiliga harmur um tað sum hendir í løtuni við teimum flogskiparunu flogtarunum og øllm teimum sum hav starvast ætlanin í arveigis at mann hevur brúkt koronu til at royna at t leggja teirra starvstreytir og royna at fáa bíligar arbeiðsmegin ogig kundi hugsa mær at spurt landsstýrsmannin sum hóast alt varar áv vinnumálnu og flogmálinum um hann ikki kundi sligið fast at hetta líkist ongum og gera nakað við tað hetta er tann viðvinferðin sum fer fram av teimum starvsfólku sum hava bygt atlantik í rvagis ella ætlan e sluga upp hon er púrasta óhoyrd haldi eg
ve enu úr einum demokratskum samfelag
magnus rasmussen takk fyri harra formaður altso at tað kemur til atlantic airways so er tað undir einum øðrum málsøki tað er altso jørgen niclasen sum sum umsitur tað so
haldi hann hann kundi svara fyri tað takk fyri
so er tað bjørt samuelsen takk fyri landsstýrismaðurin sigur at nýggja ásetingin ikki er ein herðing heldur hann men tað heldur vágha floghavn sum sigur at grein trý stykki eitt og tvey er ein herðing av galdandi lóggávu og tey siga so at broytingin er ein herðing av gamlari áseting frá tá danski staturin átti í rak flogvøllin við broytingin verður ásett at eisini aldri serliga um stendier koma undir heimildina hjá transportministaranum uttan at taframgongur greitt hvat tað fevnir um vágafloganum ynskir at gera vart við at henda ásetingin kann fáa týðandi ávirkan á tar skyldir sum nevndu leiðslan ið nú føroyska vága floghavn hava sum vinnurekandi felag og henda heimil kann raka virksemið hjá partafelagnum pf fáa á floghavn meint fíggjarliga um hon verður nýtt av danska transportministarunum so tað er haltsim flogvøllurin sjálvur sum hendan lóggávan snýr seg um sum ávarar og biður um at hetta verður greinað
munandi betri
magnus frægsmennsann takk fyri harra formaður ja eg havi lisið hoyringssvarið frá vága floghavn og eg haldi eg fari bara at vísa til tað sum umhvørt vinnumálaráðið løgfringarnir har koma til og har sær mann altso ikki eins upp á tingini og verður mett at tað er meira ein nágreining enn ein herðing ella ein víðkan
tað er tað sum eg fyrihaldi meg til takk fyri jso er tað bjarni hammer sum fær orðið
ger sovælja takk fyri takk fyri hara formaður tvist man var tekkur seinastu viðmerking frá bjørt samelsen og sum svari frá magnus rasmussen so vísir tað heilt týðiligt at okur hava øllum ferð nm tveir partar málunum sum eru grundleggjandi ósamdur har sum eg hugsi um vága flogmann vága á floghavn og umumbótsverkið hjáembatisverkið hjá magnus rasmussen tey eru grundleggjandi ósamd longu nú tí er tað umráðandi at tað fer eina greiða viðgerð eg vil bara sláa fast á grundum til at eg haldi og eg vil hava og tað verður so at tað verður ein reell viðgerð í vinnunevndini tað er at eg sjálvur bleiv kunnaður um hetta málið akkurát sum landsstýrismaðurin sigur bara um gjøldini um tað er nøkur gjøld sum atlanti kann koma at betala meira enn ein onnur gera grundin til atta her skal viðgerast tað er einaðá leinað av manglandi kunning til mín til tey sum hava skrivað undir upp á at víkjarøllum tíðarfreisturn fór landstýrismannin tað er tað tað snýr seg um tað er manglandi kunning uttan iva trúgv v meinamin ikki nakar ringt við tað men tað er grundinin til at eg her kann ikki skundast ígjøgnum bara fyrrapartin sjálvandi noyðast ok at fáa etta her avgreitt og tað er øgiliga óheppið um atlantik skal missa á hesa her hálvu milliónina vist tað er tað tí ati okur munu heldr ikki gloyma tað at tað erunógvar fáar mánaðir síðani tá játtað ekr hundrað milliónir til atlantic og tað eru mangt slíkt játtað áðrenni áðrenn men tað tigar r sagt tað er bara manglandi kunning frá landssýrismanninum og tað vísir seg at eg eru partar í hesum málinum sum eru grundleggjandi ósamdur tí má vinnunevndin taka tað tí sum er neyðug men sjálvandi ætlar vinnunevndin ikki at liggja á hasum málinum óneyðugt takk yrhra formaður
ja takk fyri so raksel
jóanns fær orði gersuvæ ja takk fyri harra formaður øh orsøki lig at tók orðið tí tí a tar verður sagt nokk so nógv eg haldi at teir blandað at sida ímillum oftan í flogvøll og og loftrúm sum bara far eit sindur aftur aftur í tíðina tá ið tá ið korona kom til føroyar tá aftur í mars í tvey túsund og tjúgu tá haldi eg at løgmaður var úti og segði tað bar ikki til at steingja mørkini mótvegis støðnum tí ati tað kundi mann ikki gera tí var rísfelagsskapin saman og uttan danski myndugleikar góðu loyvi til tað men tað kundi man gott eftir mínum tykki bæði tá og ramvegis tí flogvøllurin er eitt yvirtikið málsøki flogvøllir kunnu vit altíð steingja í føroyum ímóti einum hvørjum su it halda tað er neyðugt og síðsta spurningurn um tað vum mann metir te neyðugt ella ikki men metimam tað er neyðugt so kunnu vit gera tað tí flogvøllin er yvirtikin lofturúm eru nakað annan tí loftrúmi er ikki yvirtikin so um tað a framgongur í hesum uppskotunum ati har eru tað danski myndugleikar í dag sum hava valdið av loftrúminum og skal loftrúmið steingja so er tað an kski mindugleikar sum sum eftir lóggávu hava avgerarættin til tað og eg eri samdvið bjørt samelsen tá hon segðir at sjálvandi eiga vit at yvirtaka loftrúmi tað eiga vit at gera men som lingi ta ikki gjørt tað so er tað danski so er tað danskirmyndugleikar sum vara av loftrúnum og kunnu steingja tað og tað er avgjørt skilagott onkuntíð at steingja loftrúmin altso taðkann vera kríggj ella annað sum ger tað at veitst hvat tað er neyðstøðu at vit mugu gera tað og sjálvandi raka tað bæði atlantic airwas og og á floghavn hart um tað verður stongt men onkuntíð er søgan so mikið álvarsom at tað er neyðugt at gera so má mann sum kanska gjørdi við korona veita en hjálparpakka til flogvøllin og til atlanticrwas fyri at koma burtur úr huggja tær burtur úr tí kreppustøðu sum uppstendur øh so eg haldi ikki at at haldi ghvusu r vera týdningr um heima man hedur heldur tað rætt at flogvøllil yvirtikin hann steingja vit í føroyum um tað verðu mett neyðugt meðan loftrúmið er ikki yvirtikin enn men sjálvandi skulu danir og tað vænta eisini danir gerast sendr íuppskotnum her at kemur hon tílík neyðstøða sum eingin nokk vónar at kemur men skuldi hon íkomið so so gera danir tað í samráð við myndugleikar í føroyum men skulu vit hava avgerðarrættin í føroyum til at steingja loftrúnim sum skulu vit yvirtaka loftrúmin og tað stuðlar javnaðarflokkin fult upp undir at yvirtøka loftrúmi so tað er av fleiri orsøkum skilagott ikki bara tað at avgerðarætturin sin liggur í føroyum til hvussu um loftrúmi kann steingjast til ikki men eisini tí at tað eru millum annað nógvar inntøkur av loftrúminum sum kunnu brúkast til trygd og og annað í sambandi við flogferðslu so tað var tað sum eg hevði
kemur eg máum takk fyri hann frmaur ja takk so er neystur at røða hennri kold ger so væl
púra samdur við sí sum akser johannessen førir fram um hesi her viðurskiftini við loftrúminum so tann skyld er a ikki neyðugt at leggja nakað afturat men og tað er so støðan sum hann hevur sum shava filgið til flokkurin eisini evir men hjá mær er tað kanska meira tanner ginetiskari militeruráhugi at eg líkasum havi hovið at hug at at lufta nakrar tankar og tað eri fyrst og fremst at eg vil fyrst og fremst kunna sita tryggur á numborð á aftansflog tá ig gur flúgva ið føroyskur í luftrúmin tað er punkt eitt og hvussu ger mann tað jú tað ger mann við at mann hevurmann hevur eftirlit við tí sum fyrrferst rundan um hann nú hoyra okur í heilin at her eri mystisku flúgvarar jákarar inni inni á føroyskum øki uttan at okur hava nakar sum helst anni seg av tí men nøkur fólk vita tag okur sum ganga her inni okur vita tað ikki nøkur vita tað sum hava eftirlit við og tað er tað sum er ófatiliga viktigt fyri tat okra flogfelag skal flúgva so trygt sum møguligt ígjøgnum luftrúminð og tá ið mann sigur at tað skal vera onkur av hevur ført framm her tað skal að vera við einiheit við føroyskar myndugleikar tað kann mann øgiliga skjótt blíva samdur um mann skal blíva at vera einigur um um um um um vistu tað skal a gerast nakað men til tíðir er tað neyðugt at mann handlar skjótt tað skal handla skjótt til tíðir og er tað nakað sum okur ikki eru førur fyri her so e tað handlar skjótt bhenda vsimann fer at vita at eg eri nakað veg her og henda prosessan er á veg so skal landsstýrismaðurin í uttanríkismálum jenusarana ráðføra seg við uttanlandsnevndina og tað gangur ein vika hvar hetta sita upp á dráð og og so næstu ferð som takur eina viku afturat og so skal mann aftur ráðføra seg við utanlandsnevndina altso hvar hvar er mann tá tá ið tann ráðføringin er yvisktstaðin við uttanlandsnevndini tað krevur at handla skjótt tá ið mann hevr í terrur umráðanim tað krevur handla skjótt eg kepis sum tjóðveldið at siga okur taka tað um næsta ár okur taka tað um trý ár og okur taka tað um fimm ár tar er minuttur at geva av vissi okra flogfelag skal flúgva trygd gjøgnum føroyskt luftøkið tað munn a fólk skilja tað er viktigt at fólk skilja so skal mann kanna kann mann seta eina kanningarnevnd aftaná og siga hvør hevði skyldina í hatta og hatta hví hav skyldina í at man svav og hví hvør hevði skyldina í at man ikki reageraði tá ið mann skuldi reagera í militerin viðurskiftum draga teg seg um sekundur at reagera og ikki hevur fundir við jensarana og og og og og og um vikur og annarðslíkt ein føroyskur landsstýrismaður skal steingja lurtarú meg tað kann ljóða fínt men altso hevur hann forbindisi við tey natueftirlit sum eru rundan um okum tað er tað sum er øgiliga viktigt hevur hann tað forbindilð seg sum kann siga honum at her er nakað veg hevur man reagerast nú nú okur hevði tretivu ár um at diskutera at leingja flogvøllinum tretivu ár diskuterað okur om leingja á flogvøllinu til jóast ekoreka avtalu við onkran onkran stovni er danmarkur man betalti ein parti av tí so var tað avklárur tá ið kríggið breist út á sinnir tá vóru eingismennier ein seinnapart og flogið runt og finna út av súktuvík var tað besta økið at at at hava ein flogvøll men har vóru havnarviðurskiftini ikki so góð man leggur tað har og so startaði mann umat gera flogvøll her og nú faru tykur treinki at bíða við tað man gjørdi eisini ðan á lorrastrøðin á eggen í vági har arbeiddu øll sum ganga kundi fara at fáa ein koyrigur niðan har tí tað hastaði at fáa at fáa ein ein eina eina vorningsstøð upp at standa so fso flogfør kundi flúgva so trygt sum møguligt sum møguligt her hjálpir ikkir sum kárason sigur at at mann kann bíða til soog so langa tíð til eitt álop er komið tí í dag er sum jóhandal var inni á eisini her er í dag í dag eru terru viðurskiftini so gangur tað so skjótt her nyttar ikki at tosa um um um ráðførslur og og og og tey viðurskifti so eg haldi at

tað er øgiliga viktigt at mann ikki situr og svevur uppi yvir hesin her og situr o svevurupitur í eini nevnd í vikuvís um mánavís og deskutera hvat skal mann gera tá ið luftrúmin skal steingjas so skal tað steingjast innan fyrri m og einki meir tað er ikki flogførlin tað draga seg um tað dragar seg um trygdina hjá okum sum búgva í hesum landinum og trúgvina hjá trygdina hjá teimum sum flúgva við atlanflog hon er ikki til sølu fyri nakar ráðførslu við jenus a rana og onkran annan við mínari verð ongan anna
man ongan annan uttan tað skal henda her og nú best er nakran veg ja takk fyri teg eg kann sjúla fara at røðarin meinti við bjarnar kárasum petersen og ikki kárasum men ja kárasum ja so vit havaðu viðmerkingar
tað er eyddva jacobsen sum fær fyrsta vimerkin ger s væl takk fyri harra formaður í sambandi við tað sum hennrik old var inni á og eisini tá í sambandi við tá ið kríggið var og alt hetta her so vóru vit og vitjaðu í útnorðráðnum í í vági tá vóru vit handan túrin sum hann kallaði upp í eggini í vági hvar tey høvdu eina støð har sum sum líkasum hevði hesa eygleiðingina eg má siga at tá hevur mann vussusær handlað skjótt og fingið nøkur ting av skafti og fingið tað borð til tí at tað var ikki tað var ikki bara at siga ta vøldi eta at at skula koma har til men tð verður gjørt í einai knapparivending og við við nógvum arbeiði fyri at fyri at hava ta eygleiðingina sum hann havt brúk fyri soleiðis soleiðis føldi eg forhold til har sum har sum tað staðið lá bara við at vitja tað nú so at har hevur mant í øllum førum eisini í øllum førum handla soleiðis sum tað skal handlast tá ið mann eur hevur brúk fyri at hava eina tryggleika tá ið tað kemur um um
ja tak
takerta hennio gersætakk harra formaður ja umskylda við ikki eg havi sagt okkurt navn forkert men summi av eftirnóvnr blívar so nógv at helt in at tali tíðini ferr til at nevna tey hvørja ferðina men lat tað so fara men men meni eydva jakobsem hevði púra rætt í tí at nú nú kanska egeg er uppvaksin undurih á meistrinum og og tað sum undraði nógv fólk tá tá ið eg var smádrongur tað var tað at tá ið mann heu snakkar um at tað eru so gili bumbumál mamma mí segði altíð at at týski flúgvaranum sum kom i inn ogjøgnum vágsheit teir flogu undir meistrini hon forstóðman tat iki pá hví ter ki skotus há meistaranum niðurfristr vóru sum harðligar tað hevði verið eit pakatellið og gjørt ein lítlar umdrerting o so hevðutey skotus tríggjar meistarar niður so var teir fjrdu ll vorningssystemið hjá flogførinum hevði hevði farið so so at at at til tíðir máma sum edvar jacouse sigur má man reagera her og nú og ikki beginna at diskutera í nevndum og øllum viðurskiftum hvar ið hvør ið skal haa loyvi at gera hetta og hatta okur eru undir einum vesturlendskum eftirliti og tað eftirlitið er allastana og tað er ófatiliga viktigt at teir partarnir kunna lítið á at her hava teir sum taka støðuna kunna reagera her og nú og so brúka tær møguleikar um tað so er at steingja ein flogvøll ellata steingja luftrúm ella hvat er tað skal henda her og nú áðrenn nakað

og vit merkja at tað er betri handmaður gjørt væltakk fyri formaður akkurát sum henni goldið sigur sjálvandi skal lufthúmið steingjast her nú um tað er neyðugt men at tað er eg veit ikki um henni goldið greiðir yvir tað men vist tað er føroyar blíva bommumálið tað er ein háttan at føroyar skal bommast so er hetta lágaruppskundin ger ikki at tað kann steingjast akkurát her nú í dag kann tað steingjast akkurát her og nú vissu føroyar eru vandað fyri at blíva álopin at bumbaða nýtslumøll hendan lógin ger tað hvørki nevnari ella verri at gera tað visti tað skuldi vera ein ivi um tað føroyar kunna steingjast upp á null komma niks visti tað skuldi vera átrokandi neyðugt tað skal eingin yvir um tað er lágarheimøl til tað
og tað eru fleiri aðrar enn henda takk fyri formannin
jatakk ger so væl hendrikold jtað er møguligt at at tað kanngerast her og nú men visti mann skal hasar prosessuna sum mann snakkar um her at at føroyskur myndugleikar skulu siga ja og annað slíkk so er tað ein ólýðilig prosess og sjálvt um tey tey sum gera ætlað at gera álop um tað koma í róðrarbáti so fáa tey tíð at leggja landið óvæl og virðiliga tað til okur hava raknað við og einaferð og fingið eina avgerð tiknar tí tað er ikki tað sterkasta síðan hjá okkum at at taka avgerðir ímóti militerun viðurskiftum tað gangur ófatiliga skjótt eg veit ikki um tey sum livdu tá ið gollkríggi varð tá ið tá ið anerikanararnir sendi hennara kettur o golfinu eg havi onkurt nevnt tað fyrr hon fór inn ígjøgndum garasjuna hjá saddamum sein úr golfinum tvurtur yvir tvey lond og og og tað sigur eitt sindur um at mann mann mann at at mann mann snakkar um at at her er bombumál vist teir hava hug at skjóta radarar niður so soskjóta tar radarar niðugt tað fór nærmar ikki at veðri ganga rundan um at gangaso skjótt gangur tað fyriki s so einkult íg tag tað er so einkult í dag og tí hjálpir ikki at blíva við at siga at mann skal viðgera tað í uttanlandsnevndini í samráð við per og pól og era einigur tað er her og nú tað draga seg um vissu ætlan oskal flúgvast trygdinin í luftrúmi vistu nakur
hví mistongin er viðurskiftur heri so skal tað lukkast her og nú ja takk bara koma inn í luftirúmin ja heldur eg kann túra at siga tað so er tað næst røðari tað verður høgni hevitali ger so væl
tí at hetta við at handla skjótt ja tað er púra rætt í hesum uppskotium stendur a so at tann danski ministarin skal forhandla við tann føroyska minstar áren nakað hendir hvhvussu henur httað fer at ganga men men trupulleikin tí at taðtað er øgilia undraldaði smeg sum sum hennrikold sigur men eg men eg má átala tað tí at hetta hetta setir allaná okkum føroyingar í eina støðu sum um at vit ikki eru før fyri at handla skjótt at gera tað rættar fyri okkum hann nevndi sjálvum flogvølli ja í tretivu ár varð flogvøllin undir donskum ræði tað hendi absolutt einki so blev teg yvirtikið millum annaðvið hjálp frá tí mann g situr formanssessurin her og so hendt nakað so er að að veri í øllum og nú havi eg tiltey hldrú etsindrar royndir hevt her við við við hernaðarvaldi og tilbúgving tí eg av eg eri útbúgvin om matrósur og í teirri føroysku vaktar og bjargingartænastuni har eg var í trý ár og eg havi verið til mangar bjargingar eisini saman við okkara donsku kolegum sum eru her av øðrum orsøkum og eg kann upplýsa hendarhendir hendrisj old um bara eitt dømi at tá ið tað var stjórna á marinustøðini tá ið ein vandastøða var tá fóru vit við tí gomlu danguni sum tá var ólavhalga tað deilag a skipið mentað sigdu ikki sera skjótt tá fóru vit altíð avstað beinanvegin tá hevði mann samankallað fundir og organisatión og suvíðari tað gingu fleiri tímar áðru mann fekk borð frá marinstøðini og eg kan taka eit annað dømi tá ið ólavur grekersen fór á land á flekinum tá lógu vit langt langt norðanfyri á norðarhavinum tað var himmals ódnarveður við ólavhalga og vit fór at sigla beinanvegin og tá høvdu veddurin við hálvfjerðs monnum umborð um mogen sog ta skipi eg av tá tað var liðugt hjá lav ólavur grekerssen ug manningin har í tríggjar tímar og einki gjørt men tá y álavarhalgikom pressandi av norðurhavinum suður gjøgnum sjúpini í himmals teina vegu tá hendi nakað og tá blaiv gjørt nakað og hennrikold veit hetta væl tað nú bara ta tað sum vit viðgera nú her eisini flogferðslu og ætlans er taðikki eina standandi hvat okkara tilbúgving hevur gjørt okkara tyrluskipar og øll tey á á á sjógvi hvussu skjótt tey reagera hvussu væl tey klára bjargingarnar tí man handlar skjótt mann veit hvat skal gerast bæði á sjógvi o landi og eisini í loftrúminum og tí eri sletiki samdu viðhendikold ger okkum bara nógv betri møguleikar at handla og nógv betri førleikar vistu eru vit sjálv sum taka ábyrgdina men harra formaður eg tók í veruleikanum orðið eisini fyri at halda eitt lyft ímóti veðis randsstýrsmanninum magnus rasmusss hóast hann sigur tað hann umsitur ikki atlantsfog men magnus rasmussen umsitur flogferðslu og tað flogferðslumenning og halda eg leva sletik mæra nakan burdi havt býtt tað sundur millum ráðini at atlansson liggur hjá fíggjarmálaráharunum meðan aktrasmuse hevur sjóva flogferðsluna og tað er tað ið tað liggar mær so nakað hjartað tað sum gongur fyri seg í atlanslog og hevur gingið fyri seg síðan korona kom í

øll tesum sum vara av og sum eru góð við atlansstovu ikki minst tú sjálvir hava hugsað hvussu hundarn klárar mær hetta her men eg eri ótrúliga atfinningarsamu móti tí sum leiðslani í ætlanstova hevur gjørt tí tey hava brúkt koronu til at uppsiga bæði flogskiparar og flogternur og annað dugnaligt starvsfólk hjá atlanslogimi ekaninkar og annað og so eru tey farin at brúka ta loysnina bara at lýsa fríeskjustørv og seta fólk aftur í starv fyri at fáa tey bíligari meðan hesi fakfeløgini sum sjálvandi hava tann eina sterska støðu hava bygt sínar sáttmálar upp og tað verður fullkomiliga síðani játtaðu vit her á tingi hundrað milliónir til atlansflog tá treytaðu vit okkum tí at vit vit eruu vitvit vit og tað sum hent har liggur okkum á hjartað tað fantastiska arbeiði sum bygdu upp av teimum starvsfólk sum eru har ikki minst tær flogskiparnr sum mistu nú hesu starvið og flogternr o melikanikarir og onnur starvsfólk og vit treytaðu okkum at sum minsta mark tá vit nú lótu pengar til ætlanso sum vit sjálvandi vildu gera so skuldu mann seta pengar av so at hesir flogskipararnir og onnur fólk fólk fólk sum hava tørv á tí kundu dagføra sínir pappírir sum øll her inni vita eru neyðugt hjá einum flogskipara tað hevur aflanso ikki gjørt í staðin fyri nevndarformar í atlansflog út og leggur eftir formánnini og leiðslu í í nevnduni hjá flogskipanum tað er púrasta óhoyrt at tú gjørt tað móti á einum fakfelagsformonni og fakfenæstformonninum ter hava kkifingið stórvindi aftur heldur og tey seta bara tær tær tær plátarnar sum er bíligastur við stóra stóran munst ð siguriki tað passar í øllum førum og starndsuvísalívini nú skal mann nú skal mann biðja onnur koma inn á dagføra pappírini men ikki tey sum hava bygt felagið upp og sum hava allar royndirnar evit kunnuikkitanda bar athyggja eftir tí hetta er tta etta sovorðsumann brúkar í london vit ikkivera samanbera okkum við at mann brúkar kreppur til at taka vunnin rættindi frá fólki og í hesum førinum helvir tað til tað at tey fólkini sum í veruleikanum hava lagt sína sína sítt lív og sína sál og sína orku í okkara tjóðarflogfelag sita eftir og eru púrasta sett til viks eg kann bara ikki ímynda hvussu tey hava tað altso ta tey eru farin ígjøgnum heilt fyri ætlanstova og nú standa tey har og tey fáa ikki størvini aftur og tey verða spilt út á nevndarformanninum og sigast tað vera ómøgulig og mann vil ikki í eingong játta
teir pengarnar at nsum teir hava fáa sær gjørt gratis bara at kunna flúgva fyriat líkahalag noyðist tað vildi hava svar upp á og eg spyrji røðaran av tí hetta málið snýr seg ikki um starvsfláss íð ætlansov hetta málið snýr seg um ýtilmæli í samband við bafloghavn og tí vil eg heita á røðaran um at halda seg til málið
so er tað viðmerkingar fyrhenrikold ger su væl ja nú bleiv tað eina diskussión sum yvirhøvur ikki hevði nakað við luftrúmi at gera men lat tað so fara men altso at sama líkna tað við at t bjarging at skip sigla landa eitt annað stað t tað er tað eru okur vanur við her í dagn grad so tað mátti eg ikki verið neyðugt at fingið at brúkta militerar umstøður til ella ella útgerð til at at at bjarga inni skipi sjá fylginit hava tær tyrlur og annað slíkt mær men men tað er hitt hitt altso visi okur fyrriselat at høgni hoydal skuldi tikið eina støðu til eitt eitt álop so skal su so skuldi tað til viðgerðar uttanlandsnevndini enn fær tríggjar ferðinrr og hannhevði aldrin kunnað funnið upp á at sagt túher her hendir nakað rundan um okum her altso teir teir venirnir eystursíðuni teir eru komnir lógliga langt inn á markið tað er tað tað dragar seg um at atlantsflog flýgur so trygt sum møguligt ígjøgnum føføroyskt lat danskt luftrúm tað er atlantsfláss tryggleika sum her er talan um
at tað ikki ja takk
tað er fullkomin rætt enni o og hvat í okkara menning her hesum landinum prógvar ikki tað at tá tað kemur til trygdina hjá atlantrygdin í flogfersluni at hvørja ferð vit hava tikið ábyrgdi havsa sjálvur so er trygdin batna og bøtt og betra á alla mátar í okkara øll tey sum eru útbúgvin hjá allanslovøti tí at tað er tað upp eisini herr formaðurin tí at hvørji vit hava tikið etta á okkum sjálvsæ vi ment okkara flogførslu ment okkara trygd ment okkara og at eg kann lota fyri enni voldi eg havi titað m mongum støðu k skal taka skjótar avgevið tað er einki problem tað kann eg lova tað fyri men eg tað sum eg kendi ikk fyr at spilla danska her enút men men eitt vinmaðuri ke mær ringd nú ein dagin tá eið tá eina vinmelnan i hiá seva at farin hinni á ínniíneshoya so sigur hann beint dagin fyri høvdu hevði danskar sjóvorðin havt skotveinjingar sígðani hatta var tað ikki torandi slóg niður hatta var hjá honum enn einaferð danski herin sum hevði sendidar skeivt mesil n inn átyrló hata et hindur geraí gjølduburtur g tað gek teleitt gott arbeiði men militerað orkendratiónin henniígold hon arbeiðir ófatiliga seint og nógv for seint til føroysk viðurskifti
tað kann eg lova tykkum fyri tað havi eg sjálvur upplivað tí eg mavi starvast við tí teir arbeiða nógv v for seint meðan vit handla skjótt vita hvat hendir og vit hava eisini før
so er tað viðmerkingar bjørt samelsen ger su væltakk fyri ja altso eg haldi tað er ein sjálvfylgja at mann tekur ábyrgd og sjálvur vil hava eitt orð at skula siga og vilja hava avgerðarrætt tá ið tað snýr seg um føroysk viðurskifti og ein yvirtiknan føroyskan flogvøll halló altso men eg eri fegin um at høgni hoydal brúkarhøvi til at nevna viðurskiftini í atlansflog tí tað er álvarsamt visi mann hevur brúkt koronakreppuna og landið er koyrt hundrað milliónir krónur í felagi til um strukturera seg til eini nógv meira lønarpríspolitikk ella lánlønarprís fylesofi í flogfelagnum har mann sparir upp á lønir til tey royndu starvsfólkini ikki minst at probotrygd sum hennirg old tosaði um í síni røðu tað hevur sanniliga eisini nógv at siga at mann skapar góð viðurskifti starvsfólkini og tey trívast og a tey hava dyggar royndir og sovíðari og eg haldi at tað her verið ógvuliga ørkymlandi ikki minst ta man sær nevndarformannin fara út í opið stríð við fakfelagsfólk tað er faktiskt púra óhoyrt ot tað er ótrúligt at landsstýrið í ii
ikki reagerar uppá tað
ja takk fyri soerda høgni hoydal borðyef ger so væl jtað fegnist teg um at bjørt samaldsen tekur tað fram og tað grovastu í hesum brævinum sum sum nevndarformær aftanso sendu út nú tað var at hann sló hendan fakfelagsformannin og allar flogskiparar flogtararnir og onnur meikaningar onnur sum hava mist starvið ið høvdið við jani vit hava ment okkum so nógv húgga hvussu vit hava ktfingið nýggj flogfør og tyrlur sum er hent áðrenn hann kom og sum hesi fólkini hava bygt upp tey sum hannhevur koyrt altso tað var tað var so graivt at tað hoyrir onga staðni heima yvirhøvur og tað er rætt sum hennikold var inni á at at trygdin og tað at kunna stjórna og taka skjótari avgerðir er neyðugt og tað hevur ætlansstov at prógva gjøgnum tíðirnar men trupulleikin er tann at vistu tey fólkini sum hava tær førleikarnar sum hava bygt tær up gjøgnum so nógva ár bara verða kúgvað til viks so hava itað hav tað eina avbjóðing tí at vit mugu byggja førleikarnar up konstant í føroyum contant isini á teimum nýggju sum koma fínast slag við tí men tí arhoyrir tað onga staðni heima og hetta við hetta við viðvið við trygdini hjá hendrik old fyriat taka tað einafer afturat altso ta er eingin ivi um at

ristemberg gersvæltakk fyri harra formaður ja eg haldi eisini at tað sum hevu verið frammi alment um starvsfólkaviðurskiftini í ætlanslóg verið sera ørkylvandi eg havi sjálv havt ein spurning har landstýrismaðurin svaraði tað at tað var um hesi skeiðini at fólk kundu fáa endurnýggja sínum pappír tá tað bleivu sett aftur tað bleiv at tað fór ikki at blíva nøkur forðing men soleiðis sum eg skilti tað tá ið mann so lýsta eftir fólki seinni so hev mann havt tað í sum treyt at tey skuldu hava pappírini tað vil siga tað tey sum vóru farin út uppsøgd á at tey ongan kjans at koma inn aftur tað virkar øgiliga undarligt tað er so tað eina og tað næsta er hetta her við at sjálvandi skulu okur arbeiða á hesum her økjinum á loftfersluøkinum við at eisini at fáa yvirtikið í loftrúmið okur hva havt tað frami fleiri ferð eg haldi at tað er tað eru eingi saklig argument fyri at vera ímótir eg havi so ikki hoyrt tað ikki gang ttað tá a bleiv viðgjørt her inni sjálvt um tað bleiv stemmað niður so tað er tað mogur blíva við við at koyra fram tí tað
fara at koma fyrri ein dag
ja takk ger su væl løgnji hoydal ja harra formaður og eg haldi ikki sigur nakað skeivt nú um eg geri tað so skal eg sjávandi fara rætta tað alment men síðani at dat atlanstov ikki hevur givið hesum pelotuni sum at bjóða sær til ókeypis at flúgva fyrri at við líka halda sínar pappírir so e tað lýst eftir at aðrir pelotar altso tær sum ikki er uppsagdir onnur sum hava tikist við ítpbúgvingina og tað er eisini punt tey kunnu fáa tilboði tá er tað regulerir vaknmisnýtsla har mann í veruleikanum ikki loyvir teimum sum hava bygt felagið upp og sum hava flogvið so leingi tí mann kanska hvera ónógv við at tey fingu forhøga løn í sínum samráðingum og mann skviksa tað út tað hoyrir ongrastaðni heima í einm rættarsamfelag í einum samfelagsum eigrða skipað á arbeiðsmarnaði og at okkara almenna tjóðarflogfelaga gera tað tað góðtakið eg rætt og slætt ikki men hetta við loftrúminum eg haltatð heur verið o ræðiliga hugaligt tá vit hava havt uppskotið loftrúmið frammi tí tað hevur ikki veruliga sovorðt bara mharmanstaðir ópt eftirhvørjum øðru vit hava havt fólk inni í nevndini vit hava havt mcc sum gera fantastiskt arbeiði vit hava havt vørn vit hava havt fólk sum starvast uppi á samfelli og vísa á hetta megna tfullkomiliga sjálvi eisini at gera ein radara ein aktivan radara á stjórnunum av a stýrinum og hetta kann skapa fulltíðarstørv eins væl taka samhains við okkara veðurtænastu so her er bara fyrimunur í tí at taka ábyrgdinaav
sjálv og tað vónið eg vit gera sum skjótast ja takk so í næsta røða
jaspur langurd ger so væl ja takk fyri hara formaður ja tað hevur verið nógv frammi í dag og kanska er í mínari verð kan mann siga málið far ít lýsindi av sporðinum vit hava vit hava eitt sera einfalt mál sum mann ynskir at nágreina og og taðvsiga tað tað er tað er sum so ikki nakrar broytingar men bara ein útgreinan av tí lógini sum vit longu hava so tað burdi ikki verið nakað innviklað og ein avleiðing av hesum er at okkara tjóðarfelag sum onkur plagar at siga kann fáa eina hálva millión eyka beinanvegin og hálvtrýss túsund um árið sjávandi mánaðn alt eftir hvussu nógv erð flogið og tí haldi g tað er øgiliga viktigt at vit fyrihalda okkum til tað tað er og tað sum er keðiligt er at vit kunnu ikki lóggeva aftur í tíð tað vil sæð er tað er hettað farið so er tað farið og tí haldi tað er viktigt at vit fyrfyri athalda okkum til tað sum sum málið snýr seg um og ikki nakað annað eeg haldi h eitt uppskot sum er gott og sum eigur at kunna vera nokk so skjótt at fáa ígjøgnum so eg hopi at vit fáa vit ígjøgnum áðrenn bæði fyri okkara tjóðarfelag fyri atlanda garðvegis men eisini fyri føroya fólki frama e mann hevur tosað nógv um lurtrúmið um flogvøllin og flogvølluin skal yvirtakast og hann er danskur og eitt og annað eg haldi at tjóðveldið plagar øgiliga ofta at hava nokk so gott skil á á søguni og hvat er sum hent tað undrar meg eitt sindur tí egentiligani hevur flogvøllurin ongantíð verið danskur flogvøllurin bleiv í sínari tíð bygdur bygdur av bretum og tá ið bretar fóru her sovóru tað føroyingar sum yvirtókhan hann hevur ongantíð verið eitt danskt málsøki ella ein danskur flogvøllur hann hevur altíð verið ein bretskur og ein føroyskur flogvøllur so tí kann tú undrar eitt sindur at ja jmn tað fortelur bara eitt sindur hvussu hvussu ting kunnu fara á sporðinum og hvussu ting kunnu dragasoleiðis sum mann vil hava tað so eg haldi at ar bara mínar viðmerkingar fyrst og fremst at vit vit fáa hetta uppskotið ígjøgnum og at vit eisini kunnu fáa fáa hesi her epengarnar til vega soleiðis at vit ikki missu hesar pengara
takk fyri ja takk eg má líka rættileiða røðaranum í tí at flogvøllurin var altso untir donskum ræði inntil okura yvirtoygjan tá ið bjarni djuravar landsmaður og so fingu okur pengar játtaðar til ann frá ginálsøi dómsmálsøki e so fari eg víðari tilrøðara
til viðmerkingarnar tað er høgni hoydal ger sovælja hara formaður eg fegnist um at eg kanska bara ska at droppa mína viðmerking tí at eg haldi var segði tað sum eg skuldi siga jhasum lærgor rætt tað var bretarsrúgd í flogvøllin og so sum sum lant løgið knappliga vóru tað danir sum stjórnnavuin og tað hendi einki tað var sama flogfølli faktiskt bbredarhøvdubygd og vit royndu og vit royndu við royndi jóohandal royndi bjarni djoamb royndi sovorðini og ikki fyrr enn mann segði væll nú taka vit alt sjálvu ræði á hesini her so hava hin bygt útbygtan til tað hann er í tag og hann kann útbygjastæ upp aftur betur og tað er tað sum er tjóðveldissøgan jaspur langard som jaspur angr átti at vitað tí hann hann hevur eitt ávíst tilknýtti til tjóðveldissøguna og tað er tað sum hvørja ferð hevur ment hetta landið og tað er tann positiva søgan vit skulu savnast um og ikki fara at grenja um nakað annað vit vit skulu gera tað sjálv og tað loysirst hvørja

farra formaður ja tað er rætt tað var eitt danskt málsøki men tað var ein flogvøllur á føroyskari jørð og tað er øgiliga viktigt at vit skilja ímillum tað so hevði tað hevur ongantíð verið ein danskur flogvøllur hevði eg verið ein føroyskur ein breku flogvøllur sum teir bygdu men síðani tað hevur hann ein verið ein flogvøllur á føroyskari jørð og tað er eisini rætt sum høgni heidalur inni á at danir komi til føroyar minnir sum en rætt bleiv tað brúkt brúktu teir fýra hundrað milliónir til at útbyggja flogvøllini til tað hann er í dag og eg haldi at tað haldi eg vit saman við høgna hoydal fegnast almikið um eg haldi vit hava ein sera flottan flogvøll í dag og eri eisini vísur í tí at vit innan fyri stutta tíð koma at standa framman fyri at skula útbyggja enn meir tí hann er kanska blivin longur fortrongur um danir koma at hjálpa tá til eisini ella vn gera tað
hóli vit tað kemur so tíðina vísa takk fyri harra formaður
takk so r ta eyva jakobsen sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður tað var akkurát har sum jaspur langaad er inni á púra samd flogvøllurin liggur hjá okkum hann bleiv gjørdur undir krígnum av bretum og helt meg eisini minnast til tað við hava sett meg nn í málið at tað tað komu ikki so fáir klinkar úr úr úr danmark tá ið hann skuldi leingjast so tað er nakað við tað at viðhvørt tá lúsini er útlendst so klárar mann ikki ordiliga tað men tað var nokk mangur tjóðveldismaður setti seg á handan flogvølli sum er bygdur fyri danskar fangar so tað er so tað er kanska sletts ikki so galið allíkavæltá ið
alt kemur til alt takk fyri harra formaður
ja takk so er ta aglatt gersu væl ja takk fyri etva jakobsen og eg haldi púra samdur eg haldi tann lítla hálva milliardin sum bleiv brúkt har vesturi er øgiliga væl brúkt tað hevur eisini verið við til at menna okkum sum samfelag tað hverið við í dag í dag til at menna ferðavinna og tað evr mið til at at menna tað at flogferðslan í dag eg haldi tað er liggur um eina hálva millión eg haldi tað er ei fýra fimm hundrað túsund ferðandi um árið sum fara ígjøgnum flogvøllin sjávandi að vegur síndspesielt nú runrundan um korona og eeri sigkur upp á tað at innan fyri tey næstu árini so verður tað nógv meir so so vit skulu nokk finna eina góða loysn eisini á á hesum her og eg eri sera fegin um at danir vóru eisini við til at hjálpa okkum til at byggja
flogvøllini og sínari tíð ja ja takk so er næst a røða aftur høgni hoydal ger so væl
jahara formaður eg tað hava mesta viðmerking tí at eg haldi ikki skudivera neyðugt at vit blíva so ósamd um søguna tí at søgan haldi eg og tað hugsi eg bæði fólkafloksfólk ogog framsóknarfólk og onnur kunnu standa samanum at tann menninskimur at henda av flogfersluni í føroyum hon er hend og hon er hend so øgiligt síðan vitfingu okkara egna flogfelag og minnist til hvat var sagt táhn at tað fær oldina at berða til føroyingardýgja a flúgva so framvegis og síðani vit bygdu flogvøllin út og søgan en er stutt hann og eg skal ikki læsta jaspur jaspur langord fyri tað men tað var altso statuins luffarsvegsin sum rakflogvøllin so hann var alsu danskur er altso rikin danskt og tað hendi einki ta ver sjálnd høldu góðar føroynar su arbeiddu har men man k fkk ongar pengar so kom hugskotið og eg kann gott siga tað at eg hátti jálvur hugskotið vit mugu brúka íleggjanargrunnur fil føroyar til at byggja flogvøllin út við og tað bleiv so gjørt og tær royni royni mant so selags sum ein danska søgu tí ílegingargrunnur var upprunaliga stovnaður sum tað so nevndi trýss miliónargrunnurin men allir teir pengarnir sum standa í íleginargrunninum teirri o skaptir av tí sum vit hava bygt út í føroyum ikki minst undirsjóvartunlarnir hevur mann fíggjarmann og fíggjað flogføri viðtí sovíðari o vit søgu bara tað lat okum bara fáa fult ræðið á honum eisini og hann er í veruleikanum føroyskur so hetta hvavir gjørt og tað og eg eg havi røst jóhandal fyri tað hann var við til at gera tað og eisini bjarni djurhas mutti hevur verið eina standandi tað tað vit skuldu savnast um eisini í hesum uppskotunum sjálvandi skulu vit fáa eina loysn soleiðis at at at gjøldini hjá atlansslog ikki verða hægri enn hjá øðrum tað sigur seg sjálvt vit skulu sjálvandi bert uppunnu tað allastaðni har sum vit kunnu tað sum eg so barahva tikið inn her sum onkur heldur skattatak inn tað er bara at at eg vit vit tjólveldi havi havi vilja fara í gjøgnum við heilt fyri atlanslogu vit orka bara ikkiat síggja at nú atlansflogleiðslan har í veruleikanum niður brýtur tað sum sum er bygd up gjøgnum so nógv ár og vit ug hasa fimmundað túsund krónurnar síðu aspurlangar tosað um av hesum uppskotunum altso vit markaðu tá ið vit játtaðu hundraðmilónirt til alanslovi koyrdu v fimmhudrað túsund afturat til at siga tit mugu geva teimum flogskiparum og flogterinum og øðrum sum hava mist møguleikar nú av koronu møguleikar fyri virlíkahald sínum pappíri so tey kunnu byrja aftur tá ið korona e yvirstaðir men tað er ikki tað sum hendir mann er brúkar koronu sum umskylning fyri at ruta út og at bróta niður vunnin rættindi hjá einum so týdningarmiklum fakfólki sum bæði skapar okku
um trygd og menning í føroyum tað er avbjóðingin ja takk so fær helgi abrabsen orðið ger so væl
harra formaður nú bleiv ett sindur kjakað um at henn á flogvøllin hvør eigur hann oghvør er átt hann altso flogvøllurin sum ogn tað var eingismenn sum bygd hann og góðum føroyingum hann tað er við danskt málsøki sum seinni er yvirtikið men men danskar hava ongantíð ofta sjálvan flogvølli og so nú kemur høgni hoydal inn át her at ja ta mann var ímótur og trú eg ikki var føroyingar fór at duga at flúgva og alt heftar her altso uppskotið um at stovna í ætlansfon eg veit at tað er ein mytan roynir at skapa at til dømis sambandsflokkurin skal vara ímótur at føroyingar áttau vór við í ætlansflog altso tá mann stovna í ætlansfog tað bleiv da einmælt samtykt í løgtinginum sambandsflokkurin atkvøddu fyri tí so so tað var tað tað er ongan við ivamál um tar skal hava føroyskt flogfelag men eg veitikkihví mann skal royna at skapa eina mytu sum ikki er so er tað tað at mann útbygdi ikki fyri um mann yvirtók hann hefta málsøki tað er held ikki rætt tann leiv eisini útbygd í hálvfjerðsunum taðhevur mgjørt fleiri ferðirar men tað er rætt at í meira ferð við á útbúgvingin seinnu árini og tað er púra natúrligt tí at flúgving er nógv meira vaksin tað ernógv mer brúkt í dagum tá i tevr gjørt tá og og íleggingarunnurin sum bleiva brúkt til at fíggja tað tað er ein danskur grunnur við donskum pengum sum han brúkti tilat útbyggja tað so so eg haldi mann skal ansa eitt lítsindur eftir tá mann fær tað søguliga at mann er nøkulunda korektur og og so haldi eisini tá i tað kemur til atther tað hernaðurliga partin so er tað soleiðsnar at at at løgmaður og og danski nei og grønlendski landsstýrisformaðurin og danski forsóttrárarni hava hava sett hetta her samstarvsráðið á stovn sum skal sum skal samstarva eisini á tí økinum sjálvt um hernaðarmál ikki føroyskt málsøki so vil mann samstarva á tí økinum tí tað er nýggjar tíð ir ríkisfelagsskapinum eisini eg haldi vit skulu nevna t taka tað við eisini tað var mín viðmerkingum
takk fyri
ja takk so er ta høgni hoydal fer viðmerking ger so vælja harra formaður eg undiritaði helgi abansen hava mangan diskutera hsi tinginimn tað sum eg fíglast allarmest á tað er tað at visku mann gjørdi upp á sama máta í øðrum partum av samfelagnum sum tit gera í politikki taðvil siga hvørja ferð e føroysk ítróttafólk hevur klárar seg væl sigu mæn sagt áh ja tað er bara tæt danir og hjálpt tykkum vist hvørja ferð at føroysk vinnulívsfólk tá mann byggir nakað upp hevði sagt áh ja tað er bara tíð tit havar figið stuðul til danmarka so høvda vit so hevur mann mist áræði sum hevur bygt hetta landið upp eg skilji ikki hví tit gera tað hví tit er ikki eru errin av tí sum okkara egnu og okkara egna ábyrgd hevur bygt upp hví skal mann royna at geva dønum heiðurin fyri tað sum eg sjálvi havibygd upp altso fara sita við ein fótbóltsspælar ein hondbóltsspælara ella ein fótbóltsspælara ela ein svimjara áh ja men tú er bara a komin eitt sinur fram tað er bara tí at danir g hjálpti tær so høvu tey mist árræði skilja
elta ikki tað
ja takk ger sovæl helgja apbabsen harra formaður høgni hoydal hann ligvir sínari verð vit eru vit eru vit trúgva upp á føroyingar upp á føroyar og vit trúgva eisiniup á samstarv við onnur vit havahavt eitt gott samstarv við onnur men vit gera eisini ók sjálv og tð er eingin ivi um tað at at at vistu mú endlag skal taka ítróttafólk og anað upp í ja føroysku ítróttafólk er ófør men tað er gott at kunna samstarva bæði við onnur og og við hvønn annan og tað eisini tá tað kemur til hetta økið vit havt eitt fínt samstarv við við við danskar myndugleikar vit hava fingið nógv burturúr ogvit hava eisini gjørt nógva sjálvur so tað prerer ikki at gera eina mytu sum at seta føroyingar og danskar upp ímóti hvørjum øðrum eitt samstarv tað er vegurin fram takk fyri

so er tað hennrikold gersuvæl ja harra formaður tað er nokk spesielt at at tað blívur ein spurningur um hvør vinnur eitt hódbóltsskamp ter teir teir dragaseg um at a lukka loftrúmi tað tað haldi eg tá fær man eitt sindur av æ la tað sum fara nú sigur helgi abramsen at løgmaður er ein trygdaráði og og saman við grønlendska landsstýrisformanninum tað er alt fínt her ter men tað er atokur eru í eini natoverju skipan og til tíðir nyttar ikki at hava nakar trygdaráð og nakar samlaðingar av fundum og jensarana ráðferingum og hvat hann er opar tar fyri tað dragar seg um minuttir at handla her og nú tá ið nakað er á veg sum eftirlitstænastan ikki varpar út um allaverina men heldur innan fyri seg eg sjálvum og handlar út frá tað dragar seg um til tíðir minuttir so skal tað handlast tað skal vera ein ella tveir sum taka avgerðina er hon skeiv tí her sum nakað annan tað dragar seg um at taka eina avgerð her og nú sum hevur við luftir om
kem millum annað og tryggleikan hjá atlansláv at gera
ja har var mann altso samsta ráðið skal ikki handla í einari kreppustøðu her og nú tað er meira eitt ráð sum skal kryta veilluna av hvussu mann skal handla í einari kreppustøðu í einari kreppustøðu eru púra samd í einari gold tá skal handlast skjótt og tá skal mann ikki fara at hava
fundir henda við handan vegin takk fyritakk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð so fara vit víðari í skránni og nú koma vit til triðju viðgerð og tað er fyrst løgtingsmál nummar níggjuogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um skatting av kapitalvinningi tað er kapitalvinningsskattalógin løgtingslóg um landsskatta kommunuskatt skattalógin og løgtinslóg um stuðul til rentúti hjá lágnum nágreining av galdandi reglu um negativa rentu og tað er altso triðja viðgerð fara í holt við hvør biður um orðið tað er eingin sum evður biði um orði so er orðaskifti endað vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við aðru viðgerð við átjan atkvøðum fyri trettan ímóti og ongari blankari so vit atkvøða núvið triðju viðgerð ja tað manglar ein atkvøða ja so vórðu vit liðug at atkvøða málið samtykt við seytjan atkvøðum fyri ellivu ímóti og ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum síðani fara vt koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar seytjan tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta gildi fyri føroya lóg forferðurina um fullbyrdilsi avstraff me vitiri og tað verður fyrst khristian andreasen sum fær orði
ger so vælharra formaður tað er uppskot til rítislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg forferðurina um fullburdis hastraff hella strafffullburdisislógin og hetta er danskt málsøki og er so eitt ríkislógartilmæli sum eisini skal til viðgerða í fólkatinginum og tað e løgmaður sum er agt málið fram tann í tretivda septembur og tað hevur so verið v til viðgerðar í rættarnevndini og rættarnevndini havt fund í máli og vit hava havt hoyringar við umboð fyri international megna títt lív fróðskaparsetir føroya krinarokgina bára stei nielsen løgmann og nevndin hevr su býtt seg í ein minniluta og tveir ein meiriluta tveir minnilutar um meirilutin tatea eg og helgi abramsen filmund rasmussen og steffan klein poulsen vit siga at tað r eittstórt framstig at greiðar reglurnar verða gjørdar fyri rættindi og skyld hjá teimum sum skulu gjøgnum okkara revsiskipan reglurnar higartil hava verið ógreiðar og hava í stóran mun bygt á umsitingarligar siðvenjur og rundskriv við meira okkara fongsulsviðurskifti er ikki nøktandi løgtingið hurðr eisini staðfest at so er og tí verða viðurskiftið hjá teimum sum skulu inn at sita eina revsing ikki nøktandi finna eitt nýtt fongsul verður bygt í føroyum ta skilnaður verður gjørdur ímillum tey sum skulu sita ein dóm og tey sum sita sum varðhaldsfangar í lógraruppskotnumverður staðfest meginreklan um at verður ein persónur dømdir at sita meira enn eittaár seks mánaðir í fongsli so skal viðkomandi sendast til danmarkar at sita dómin hetta er als ikki nøktandi tí eiga okkara fongsilsviðurskifti at verða avgreidd skjótast gjørligt lógar upsoti byggira somu reglur sum er galdandi í danmark men tað er ei ávísur munur sambant uppskotinum verður ikki gjørligt at sita á ein styttidóm við fótleinku hendan skipanin er í galdan í danmark oghevur langkt væl við fótleinki kunna fangar at passa skúla við meira meðan teir sita enn dóm sambær uplýsingum su rættarnevndin r fingið undir hoyringunum er tekniskt vegin fyri at innføra somu skipan í føroyum trupulleikin er at tað kann vera trupult at hava eftirlit við fangum sum sita við fótleinkustíggir spurningar eiga at verða loystir í føroyum um neyðugt í serligum skipanum sum bert er galdandi fyri føroyar meirilutin heldur at landsstýrið beinanves eigur at kanna møguleikan fyri at seta reglurnar um fótleinki í gildi fyri føroyar so at føroyskir fengar hava somu rættindi í føroyum sum aðrar fengar sum sita dómar í danmark eg vil ilt siga tað ati sum tit vita so samtykt løgtingið fyri ein ári síðani eitt uppskot til samtyktar tað var einmælt samtykt var mann heitti á løgmann um at taka í samband við ríkismynduleikarnar um at fáa bygdr eitt nýtt fongsul í føroyum ta tað eruteir fysku karmarnir sum gera støðuna trupul í føroyum eisini tað at at fengar mugu sendast niðir til danmarkar og eg eri ógvuliga vónbrotin av at hoyra at tit gjørdu eina avtalu nú um ein langdari avtalu áviðvítjandi krinafsonin í danmark hvar eingin pengar er settur av til tað eg haldi slett ikki ter nøktandi at danskir myndugleikar yvirhøvur ikki lurta efti okkum hvat vig siga í føroyum og eg má siga tað at tað sum átti at verið viv átti at verið ein reaktión hjá okkum frá frá føroyskari síðu av var at mann simpltan segði tað at vit yvirtaka økið soðana vit ikki skula liggja o og dar attan á nær danskar finna tað ffyri fyri gott at at gera fongstil í føroyum eg havi eisini havt í samband við danska myndugleika um hetta hermálið her beint sum hava verið vitjan í rættarnevndini og taðhevr veruð roynt uttanum snakk higartil so eg haldi t vit skulu knanna leyvan um borðið og siga tað nú skal hettey orðnast fyri føroyar
takk fyri at fara mær ja takk er
-stjórin ger so væl takk fyri eg brúka samd við kristian adreas at vit eiga at yvirtaka hetta málsøki tí at tað líkist ongum at vit hava kært okkara neyð um fongsulsviðurskiftini í føroyum hvør fangar sita undir vánaligum umstøðum og verða sendir niður tað fær mann so eisini nú at lóggeva um og mann frá danskari síðu seta í næstu ár níggju milliónir av sum skulu deilast millum føroyast føroyla fø kriminalforsorgina altso líkist eg veit ikki mann lova til at siga tað líkist ongum at danir ikki virða okkara ynskir tí haldi eg prøvi at samdøgja við hopi at samgongan fer undir at yvirtaka hetta málsøki so at vit kunnu tryggja okkum treytir sum
passa til føroysk viðurskiftir takk fyrija
takk kristian andreasen ger so væleitt træð fyri at eg sá eisini at lógarmessian er viðurskiftin ikki nøktandi so vit mugu gera hesa lógkvæðuna sjálvt um um eg byrtakta tað sum eina fyribils lógu tí at vit kunnu ikki upp á longurset liva við at mann skal byrja at senda fangar til danmarkar men tað sum so er eftir tað er at fáa lagt trýst á danskar myndugleikar aftan at at yvirhalda tær reglur sum eru galdandi tí eg haldi stakliga at at viðurskiftin í føroyum er nøktandi sæð útfróðini mannarættin til sjónarmiðjósvíðaður so eg haldi at vit eiga hvørt hart á og siga tað at vit vilja hava siga viðurskiftið avgreiddis og at seta tíggju millumkrónur av tey komandi er ikki nógv fýra fimmu árini at deila millum øðrum føroyar og grønlandi tað at nytta hvørki ætlanina

so er tað pollareynatúgvu ger sovæl takk fyri forkvinnan nú komi kristian andreasen á fongsulsviðurskiftina í føroyum eg haldi at at tað er eitt rættiliga stórt mál sum sum sum vit sum sum politiskt forða í føroyum í alt ov lítlan mun viðgera bæði hvussu hvussu vit hugeg at eit møguligt fongsul skal síggja út og ikki minststavsetingin at hvat vit halda tað rívligt eg haldi at tað er løgið at eitt mál kann koyra í so langa tíð onkursvegna undir radarunum uttan at at vit sum politiskiskipanin yvirhøvur viðgera tað málið tað eg hevði ynskt at vit sleppað at at viðgera tað málið t og vóniði at kristian andreasen kann gera sítt til at at vit sum sum løgting eisini
man fáa betri innlit í tey viðurskiftin takk fyri
jatakk christianandreasen gersætakk fyri jú eg haldi allíkavæl at tað hevur verið viðgjørt í løgtinginum vit høvdu upskot til samtyktar í fjør hvar eitt samt løgting tak undir við at senda áheitan um at fáa bygt eittnýtt fongsl í føroyum og hendan samgongan hevur gjørt nógv nógv gott fyri at dagføra alla ta lóggávu sum hevur við okkara rættarskipan at gera rættargangslóg og politilóggávu og hvat vd og nú eisini fullbrurgisins lógina so tað er hvussu hendan moderniseringar lóggávuni men her er tað sta fysku karmarnir sum gera tað at vit eru noydi liga at hava serliga ásetingar fyri føroyar og um visti mann situr longur n wis kalman iðar tí danmarkar og sita og suvíðari tað tað tað dámar ann ikki og tí haldi eg at at vit mugu hava ta loyst hetta her atta er ber ikki til at koyra víðari við hesum her at mann hevur umgjørt eina hernaðarstøð uppi í einum mjørkadali hvar bæð fangar og varðansfangar sita kulturin bultur og so verða tey sum ikki kunna sita har uppi send niður og og núver tað eisini drivið soleiðis nær at tay verða kanska eingin isoleraði longur tað hevur verið krikritikkur av tí nú var ta bara sen til danmarkar staðin fyri sum mann sult ikki fáa at tosað saman so hatta er altíð altí ikki nøkur nakað akað nøktandivið taðva

siristenberg eina viðmerking ger so væl afyri frú forkvinna ja eg eri samdvið kristin andreasen eg haldi at har er nokk sum liggur á láni sum átti at verið gjørt og sjálvandi skulku taka tað á egnari hendur men eitt sum hevr verið umrøtt eitt sindur avav sambandvi hesum máli tað erhet her við fótleinki sum verður brúkt meira og meiri sum ein ein partur av revsingini og tað tað er okkurt sum tíðir upp á at tað verður ein ein trupulleiki í føroyum kann kristin andreasen siga eitt sindur um tað hvussu mann kann gera fyri at fáa tað málið upp á pláss

ja takk fyri altso fót leingi er nakað sum mann í danmark kann fáa ella mann kann sita við fótleinku visti mann fær eina revsing undir seks mánaðar vissu te sumr dømd kunna passa at arbeiði ela síns skúla som kundi tað sjálv fylgistað undir nokksum strangum resiniónum og eg veit at tað e einki er tekniskt í vegin fyri at fáa tað sett gildi fyri føroyar men tað sum hevur verið trupulleikin hav eg fingið atvita er at tað er nokk so trupult at hava eftirlit við hesun her í føroyum pá grund av nøkrum ja págrundav giografi og sovíðari eg haldi at mann kundi saktans havt havt reglurn galdan í føroyum og havt serskipan við vítjandi efirlit í føroyum soleðisnar eisini at føroyski fangar kundu notið tey somu rættindini sum sum fangar í danmark
kunnu takk fyri forfarskvinnan ja takk næsta røða er hervar pálsdóttir
fyri frú forkvinna eh eg skal lesa minnilutaáliti hjá mær sjálvari og siri stenberg fongsulsviðurskiftin í føroyum eru ikki nøktandi og tí heitti eitt einmælt løgting í fjørða landsstýri um at arbeiða fyri at viðurskiftini gerast nøktandi herundir at tryggja fangaum nøktandi tilboð lýsingartilboð umframt at umrøða spurningin um at byggja nýggjan restog fongsulsbygning tað er týdningarmikið at vit tryggja greiðar lóggávu um revsingarfullgerð so sleppa skal undan støðuni sum er í dag har økið í stóran mun verður fyrisitið sambært siðvenju og eftir fyrisitingarliga ásettum reglum men við hesum pskotinum so verður verandi siðvenja ásett í lóg hetta er ein siðvenja sum tingfólk úr øllum flokkum hava átalað ferð eftir ferð millum annað verið ásett at um dómurin er meira enn hálvt annað ár skal hann sitastella avsunnast í fongsli í danmark hetta hava vit átalað fleiri ferðirnar í fleiri ár tí er tað óskiljandi atætlanin er at lóggeva verandi siðvenju heldur enn at gera nøktandi lógarásetingar ið taka hædd fyri føroyska samfelagnum og føroyskum viðurskiftum samstundis er tað eisini óskiljandi at landsstýrið kemur við inum uppskoti sum als ikki er í samsvari við tað i eitt samt løgting hevur heitt á landsstýri um at arbeiða við hetta uppskotið setir eisini fleiri spurningar og reisir fleiri ivamál vit eiga at spyrja okkum sjálv um vit ynskja at áseta verandi siðvenju við lóg og um vit ynskja at áseta við lóg at fangar skulu aðarevsast dispons við avbyrging og hvat vilja vit við okkara revsirætti og fongsulsverki vilja vit revsa harðast møguligt ella vilja vit endurútbúgva tey dømdu og fáa t fáa tey betri útaftur í samfelagið tað er greitt at orsøkin til at viðurskiftini hjá føroyskum fangum ikki er nøktandi er at vit ikki hava nøktandi fongsulskarmar vit hava brúk fyri einum nýggjum fongsli ið bæði kann virka sum varðhald og sum fongsul eitt fongsul har óneyðug frælsistøka við avbyrging ikki fer fram og har umstøður er til at fangar kunnu sita longri dómar í føroyum vit eiga at fara undir arbeiði at yvirtaka kriminalforsorgina og fongsulsverki vit mugu hava málsøki á føroyskum hondum so t vit kunnu tryggja okkum á lóggávan er nøktandi og hóska seg til føroysk viðurskiftir heldur en at umseta danskar lógir ið ikki hóska seg til okkara samfelag vit eiga eisini at gera okkum greitt hvat er vit vilja við føroyska revsirættinum og hvussu fongsulsverkið skal virka minnilutin hevur polstóttir siri stenberg taka ikki undir við málinum og mæla løgtinginum frá at samtykkja tað eg haldi eisini mann kann leggja afturat at nú er etað fleiri ársavtalan fyri krimunalforsørgina gjørd og mann setir ná eg veit at mnn hevur roynt at fingið eina semju um at fáa fongsil bygt í føroyum har mann setir í næsta ár átta komma níggju milliónir sum skulu deilast ímillum føroyar og grønland komandi fýra árini verða áttaogtretivu miliónir settar av sum eisini skulu deilast taðvil siga at her eru eingir pengar til at byggja nýtt fongsil vistu ma hygur eftir kanningini sum ela arbeiðin sum bleiv gjørt um hvør besta loysni ella hvørji loysnir eru fyri fongsulsviðurskiftini í føroyum som vísir tað seg at visti mann skuldi gjørt tað fongsil sum loysir allar avbjóðingar vit hava í føroyum so heru tað kostað tvey hundrað og trýogtretivu milliónir vit fáa tjúgu milliónir komandi fýra árini tað ska tað er snøkksakt ikki nøkur avtalu um at fáa eitt nýtt fongsil við hesum uppskotunum so fær mann eisini at lóggeva ímóti nærheitsprinsippinum har vit fara at áseta í lóg av fangar sum verða dømdir meira enn eitt et hálvt ár skulu niður at sita umframt at dómar sum er undir eitt eit hálvt ár sum skuldu sita í føroyum kunnu teir fangarnir kunnu verða sendir til danmarkar um mann er bangin fyri at teir kunnu blíva radikaliseraðir í føroyum altso nakað sum slekki hóska seg til føroysk viðurskifti tí tað er nokk heldur í fongsnum niðri at føroyingar kunnu radikaliserast enn í mjørkadali eg haldi t tað er átaluvert at mann fer ati seta núverandi siðvenju í lóg heldur enn at gera eitt uppskot sum sum hóska seg til føroysk viðurskiftir og at mann faktiskt fer ímóti tí samtyktini sum løgtingið att samnað løgting hevur gjørt vit sakni eisini at mann ikki hevur nakrar loysn fyri fótleinki við tað er blivin gjørtet arbeiði fyri at kanna um tað ber til í føroyum og tað ber tað væl til men so hoyrdir mann altso ásrokingar um at mann veit ikk oria vussu er við veðrinum í føroyum tí er tað kanska trupult at fáa fótleinkið tilboð til fangar í føroyum og tað virkar eitt sindur burtur ja burturúr vónim viti eg vil vegna henda minnilutan heita á føroya løgting um at standa saman um at fella hetta uppskotið soleis at landsstýrið kann koma við einum uppskoti sum er í tráð við ta samtyktina sum løgtingið hevur samtykt um at fáa ordilig viðurskiftir fyri í fongsulsverkunum í føroyum og ikki at at umseta danskar lógir sum ikki hóska seg til føroysk viðurskiftir
takk fyri frú forkvina ja takk her var nokk so fittav
viðmerkingum steffan klein poulsen fyrst ger sovæl ja frú forkvina tað er ræðiliga hart at síggja at at vit senda alt ov nógvar fangar til danmarkar og og tað sum vit hava fingið upplýst í nevndini av teimum sum vara av fongslunum uppi í mjørkadali er at tað er vit hava faktiskt eisini eisni rættiliga hartur skið her í føroyum tað havi onga telefon einki internet tað er øgiliga lukka í mun til onnur fongsul og og tilboðini eru heldikki nøktandi har uppi og tí vil mann eisini fyri fangarnir siga at orsaka at tað eru meir opið í danmark sjálvt um vit vita milliøið er hart og har er mann onkursvegna komin fram til eitt ár og seks mánaðar og tí er tað tað sum í størstan mun verður praktiserað í dag tað er tað er veruleikin og loysnin upp á tað er er eitt nýtt fongsul og og eg haldi fótleinkjan um oifongsulig má koma og eg haldi fótleinkjan skal vera ein møguleiki og eg skal ikkisíggja sum ein forðing fyri at fongslið kemur so har
eru vit yrasamd
ja takk hervur polstóttur ger sovæl takk fyri frú forkina eg haldi vit eru nemliga øll púra samd um at verandi siðvenja er ikki nøktandi og a grundin til at verandi siðvenja er sum hon er er tí vit ikki hava nøktandi fongsils viðurskiftir og tí haldi eg heldirk vit eiga at góðtaka sum løgting at vit seta eina lóg í verk sum lóggevur um sum lóggevur um verandi siðvenju ogsum gongur beint ímóti tí samtyktini sum løgtingið hevur biðið landsstýrið og løgmann arbeiða við so eg haldi eg vil eiga at fella hetta fyri at senda greitt signal til løgmann um at vit vilja hava eitt betri
skot fyri føroya løgting takk fyri ja takk ingil
strongdjer so væl takk fyri frá fólkini ja eg haldi at mann sær nokk so týðiliga at tað er serliga eini ella nakrar ásetingar í hesari lógini sum snúgva seg um radikalisering og og har haldi eg at mann sær øgiliga væl at hendan lógin ikki er nóg væl tillagað tí at tað vit vita at tað er eini ein trupulleiki av fongslinum niðri men vit hava raðrenrin ikki hoyrt nakað um at tað skal vera ein trupulleiki her í føroyum heldur ikki í hoyringunum komið nakað fram um at tað skuldi vera ein trupulleiki yvirhøvur so tað er
er ikki nóg væl til egað haldi eg mann kann siga ja takk
har vóru pálsdøtur ger so væl fyri at halda nemliga tær øðringarnar um at vissu fangar vissu mann er bangin fyri at fangar verða radikaliseraðir í føroyskum fongsum at sær so skulu niður at sita at teir ásetingarnar vísa akkurát tað at hetta uppskotið í mesta mun bara er umsett tí tað er nemliga tá ið føroyskir fangar verða sendir niður á í donsk fongsul millum annað í vesturi fongsul at tað er møguleiki fyri tí tí tað er nógv harðari regi at sita undir nógv harðari umstøður enn tað er at sita í mjørkadali tá tað er sagt so hava vit tørv á at at gera nøktandi umstøðurmjørkadal so at mann bæði kann sita í varðhaldi og sum í fongsli undir tí regi sum mann eigur at sita undir
tryggja nøktandi karmar takk fyri
ja takk jóni nólsigðir jóansenði ger so væl takk fyri frá forkvinna og rvør páseti fyri eina góða framløgu av álitunum tí ataher er hetta gongur beint ímóti faktiskt tí sum eitt einmælt samtykt løgting hevur hevur hevur samtykt um at vit skulu arbeiða frameftir avit skulu arbeiða fyri at byggja eitt nýtt fongsul til føroyskar fangar so vit fáa havtar her tað stóra hassmálið sum er frammi nú tað verður ikki tað síðsta stóra hassmál sum verður í føroyum sum tað gongur har hava hava harh myndugleikarnum verið noyddir at senda í hópatalið av av føroyskum fangum liðu til danmarkar vit hava hoyrt eisini í miðlunum at fleiri av teimum fangunum koma heim aftur nú er frífunnir og skulu hava stóran ners tætning fyri at hava ligið teirturir ella ella hava liðið ella havt tað ringt í donskum fongsli so hetta her er einlands stað er hettaher ein staðfesting av at viðurskiftini hóast að eru góð ting íhisini r uppskotinum so haldi eg
eg ikki at tað hetta hetta er tann skeiva gongdin at fara takk fyri fórstur ja takk
hervør polstóttir ger sovælpúra samd við djóna nólsu joensen o tað var eisini hann og rósa samuelsen sum sum áso fyrr høvdu eftirlit við varasføðingum sum kom við eium uppskoti har mann so sum um at betra um umstøðurna har sum mann so sum rættarnevnd og sum samt løgting tók ásetingina um at at nøktandi støði var ligvið støði í danmark úr tí mann ikki metir at støði í danmark er nøktandi og tí haldi eg tað er burturvið atlandsstýrið kemur í einum uppskoti sum gongur beint ímóti tí samtykttini sum att savnað løgting
hevur tikið undir við takk fyri
ja takk bjørt sámulis henni ger so væl takk fyri ja eg haldi tað vera ein sorgarleik at vit mugu senda fólk sum verða dømd ífongsustom í føroyum niður til danmarkar vit vita hvussu ófatiliga hart tað umhvørvið er og at møguleikin fyri at blíva veruliga kriminellur við sum mann kemur í tað umhvørvið er øgiliga øgiliga stórir og harumframt at vit góðtaka at føroyskir fangar hava so nógv verri treytir enn fangar í øllum okkara grannalondum og nú hava vit so sæð at mann fólkatingslimirnir skaffa pengar til ítróttarhallir sum mann veit at kommunur og land og privatøgiliga lætthøvdu kunna fíggja sjálvi er taðikkieitt sindur løgið tá ið hetta tá hetta nú er danskt málsøki at mann ikki hevur kravt at pengar verða settir av til at byggja nýtt fongsul so leingi tað er danskt málsøki og vísa hetta ikki bara vit muga yvirtaka hetta økið skjótast gjørligt tí tað er bara soleiðis at vit fáa raðfestviði
bligar umstøður fyri føroyskar fangar
ja takk har vóru pálsdóttir ger so væl takk fyri eg haldi eitt sindur síðandi at tað koma tretivu milliónir til ein stór høll úr fólkatinginum og kanska tjúgu til kriminalforsøkuna tað sigur eitt sindur um kanska um prioriteringarnar og eg haldi at eg haldi at helvti landsstýrið eigur at góðtaka fleiri ársa avtaluna og eg haldi at tey skulu seta kritikk móti forlyktspartinum um at mann gjørt hesa avtaluna fyri føroysku kronalforsorgina tí at grundin til at vit hava ikki nøktandi fongsulsviðurskifti í føroyum er tí at danmark ikki røkir sína uppgávu á einum málsøki tey hava í føroyum danmark sviktar sína ábyrgd tey svíkja okkum við fongsulsviðurskiftum tí tey ikki taka ábyrgdina á seg og tað gera at vit sita við hesum í lógarfólkornum sum als ikki nøktar seg
til føroysk viðuskeftir ja takk sigur e staðandi
berg eina viðmerkingforkvinna ja tað sum eg haldi er so álvarsamt er tað at vist tú hevur framt eitt lógarbrot sum faktiskt er tað sama í føroyum sum í danmark so fert tú eina harðari revsing tí tú ert føroyingur og tú fært ikki møguleika fyri fótleingi men tú skalt sita kanska eisini meira í í øðrum londum annað mál onnur mentan og alt tað so tað vil siga t tað er ikki ordiliga altso ikki javnrættini kann mann siga í millum londini so her er okkurt sum sum ikki er í ordan og tað at mann ikki kann taka fótleingina tað tað skilji eg faktist slett ikki tí at tað mátti verið tann gongda leiðin í hvørfall visti mann vel arbeiða reabiliterandi og heldur tað at fólk skulu a koma á hinari síðuni aftan á at straffurin er eldaður út aftursum sum
góður borgarur
ja takk har vóru pálsætur ger so væl takk fyri ja altso við hesum lógaruppskotinum sum brýtur mann við nærhaldsprinippi um at fangar hava rætt til at sita sum altso so tætt við heimið hjá teimum sum møguligt við at so vit mann sendir tær niður so brýtur mann við tað prinsippið við at sum mann hevði havt átróðing um fótlangi í her so mann eisini kunna bøtt fyri nøkra av plássfrotunum sum ongantíð er í mjørkadali við at summir fangar ikki noyðist at sita í mjørkadali men kundu sita heima við fótlangið og so haldi eg eisini at tað kom framundir undir hoyringum eisini at at ein dani sum situr í føroyum situr undir danskari lógávi meðan ein føroyingur situr niðri skal sita undir danskari lógávi tað situr heldur ikki har javnsett altso ein føroyingur sum situr niðri kann ikki sita undir føroyskari lógávi men tá kann ein danur sita í føroyum hann kann sita undir
danskar loka og tað haldi eg eisini virka burturvið takk fyri ja
ta so er tað høgni hoydal ger sovæl frú forkvina eg haldi t hettað er eitt gott arbeiði sum hevur gjørt í rættarnevndni við at fáa heta her orðaskifti og tey sjónamiðjini fram og var eisini egla fegin um í uppmetingin hjá formann írættarnevndini kristin andreasen øhog tí tú vístur s væl á at htt hetta erhetta er ikki rætt og og eg má siga akurt sjálvur sum politikararsum ørirso leingi hetta er eta er sovorðum svórt svarti kassa sum vit vita so lítið um meðan fólk íð kriminalforsorgini í varðhaldinum svilja gera gott arbeiði so er tað eingin ábyrgd hog tí fari at spyrja altso nú hervur polset æl tær fellamáli ta haldi eg eisini fyriatlgja trýsta á men er taðikki kjansur at áa nakrar semjurí millum flokkarnar um at gera nakað veruliga við við hettær tí at vit vita at tað eri ikki fyr en vig sjálvi taka ábyrgdina a hasum tað hendir nakað nevndu flogvøllin íjáni taðto hnsogtretivu ár ikki fyr um eg sjálvur taka tað so mugu
hvør gera hesi viðurskiftini nøktandi
ja takk har verður poulsen tú í gerð so væleg mæli til at alt løgtingið fell hetta málið og haldi eisini at tí sum higgur í meirilutálit so er meirilutin eisini rættiliga kritiskur og heldur ikki at tað er nøktandi at mann hevur summar ásetingar so eg haldi at meirilutin átti eisini at fallið málið fyri at leggja trýst á landsstýrið um at koma eina betri uppskoti men eg haldi eisini at so eg fegnist um útmeldingina sum christian andreasen kom við um at vit skuldu yvirtaka tað málsøkið tað hopi eg at mann kann arbeiða við tvørtur um ansøk og samgongu so so vit kunnu fáa ræðið eftir málunum so so vit taka ábyrgdina tí tað sigur seg sjálvt at tá ið málið ikki er á føroyskum hondum so er tað kanska lættari at at venda blinda eyga til tí tað er ikki okkara ábyrgd men man sær at danmark hevur heldur ikki tikið ábyrgdina av málsøkinum tað verða næstan eingir pengar játtar til at teir vilja ikki koma í nýggjum fongsli sum úrslitar í at føroyskir pengar sita í mjørkadaliga
ella fongslinum niðri takk fyri
ja takk helgiabramsenja frú forkvina øhtað er breiði politisk semja í føroyum um at vit eiga at gera nýtt fongsul í føroyum tí tað er tí tað er óeppið a fangar verða so avskornir frá sínnum nærmastu og so framvegis tá ta verða sendir av landinum tað er ikkitað sum skilur okni ø so vísir nni vísir hervør postdóttir á af her at núhvussu fáir pengar varð játta har til fongsul tað er púra vanligt tá ið tá ið túgjert ena íløgu tað er ikki soesnar at visum tykur trý ár so fært tú ein triðing fyrsta ári og triðjum næsta ár altso tað er tú byrjar við eini lítlari játtan sum skal brúkast til at staðseta og og annað tílíkt og so hækka játtanin vit vit játta nakrar fáar krónur av til suðuroyartunnilin sum kostar fimm milliardir altso við tí ferðini so kem mann ongantíð ha so so vithava ikki ein gongfunni tav hvar vit skulu hava í fongsil soframvegis sog eg haldi at vit skulu ikki síggja starkur blind upp á at fyri tann kin um játtanin er lítil tað fyrsta árið so merkir tað so fer t at taka so nógv ár ell at gera nýtt fongsil tað tað
er ikki tað sostotngusavni takk fyri
ja takk hervur polsdóttir ger so væl takk fyri við forkvinnurnarsá loyvi vil gjarna endurgeva úr avtalunifleirórðsavtaluni fyri kominalforsorgini
sum er gjørd og bleiv av tannum í gjár ja ger sovævisti mann hyggur so á síðu fýraogtretivu flarrarsavtaluni fyri tabell trý sum eru fíggingin til fleirarsavtaluna so stendr at inisiativveri mólrættt grønlandsk á feroysku kriminalt forsorg tvey túsund og tveyogtjúgu átta komma níggju milliónir tvey túsund og trýogtjúgu tíggju komma ein tvytúsund og fýraogtjúgu níggju komma seks tveytúsnd g fimmogtjúgu níggju komma seks tað vil siga fyri alt tíðarskeiði áttaogtretivu komma tvey tvær milliónir sum føroyar og grønland skulu deilast um tað vilsiga komandi fýra árini eru tjúgu milliónir sum føroyingar kanska kunnu fáa til kriminalforsorgina vissu tað skal vera geva eitt betri fongsil so kann mann eisini vísa til eina avtalu sum ella eita arbeiðið sum gjørt fyri at kanna møguleikar fyri nýtt fongul har mann metir at tvey hundrað og trýogtretivu milliónir skulu til fyri at byggja nýtt fongsul í føroyum tjúgu milliónir eru settar av í nýggju farrorsavtalu takk fyri ja takk næsta røða er ingilein didresen strøm
ja ø aer so ein triði minniluti í hesum málinum tað eri eg sjálvt og eg havi tær viðmerkingarnar at í juni í fjør so samtykti eitti eitt einmælt løgting eitt uppskot til samtyktar frá djóna nólsu joensen og rósu samuelsen har løgtingið hótti á landsstýrið um at kanna og taka neyðugt stil til at umstøðurnar fyri tey sum verða dømd at sita í varðhaldi ella fongsulsrevsing gerast nøktandi tað var gjørt eftir uppskoti frá einari so varð avgjørt at broyta orðingina ella samtyktina sum upprunaliga segði at løgtingið hoytti á landsstýrið um at skipa fongsulsviðurskiftini á støði við fongsulsviðurskiftini í danmark og hendan broytingin hon bleiv gjørd tí tað er alneyðugt at viðurskiftini hjá fangum og hjá starvsfólki tey verða betri skipað og at tað ikki ber til atat samanbera viðurskiftini sum eru í føroyum og í danmark og eisini tí at tað bleiv greitt at at viðurskiftini í danmark ikki vóru nakað sum var serliga gott ati at miðja eftir og samanbera seg við tað er eingin ivi um at tað er neyðugt at skipa revsifullgerð í lóg heldur enn at mann hevur praksis sum áásetir hvussu viðurskiftini eru og tað eru eisini nakrar góðar ásetingar í uppskotinum eitt nú rættindini hjá fangum til at koma til orðana og í heila tikið tað at mann sjálvandi skipar rættindi hjá bæði innsettum og starvsfólki og ímóti hvørjum øðrum tó brýtur uppskotið grundleggjandi við uppskotið til samtyktar tí løgtingið samtykti fyri einum ári síðan og ásetti við lóg at fangar skulu flytast til danmarkar uppskotið staðfestir eisini fleiri av teimum ásetingum í donsku straffullburðdilsislógini sum einki hava gera í føroyum og sum í ringastu føri kunnu gera umstøðurnar verri í føroyska fongsulsverkinum í lógini eru fleiri ásetingar um fyribyrging av radikalisering tað er komi fram í hoyringunum at hetta ikki er ein trupulleiki í føroyska fongslsverkinum eins í danmark og tí er tað óneyðugt og tað vísir haldi eg eisini um nakað øgiliga týðiligt at mann ikki hevur tillagað lógina til føroysk ásetingina í uppskotinum um agarevsing desiplinerstraff orsakað av brúki av fartelefon sigarettum og ljótum málburði serliga tá ið mann brúkar tað við avbyrging tað meti eg ikki vera i hóskandi amboð serliga tí vit hava sæð hvussu tølini fyri avbyrging altso isolatión vegna desponerstraff í tí danska fongsulsverkinum eru eksplodera síðani hesar her ásetingar í lógini blivu samtyktar og settar í verk umframt at ein annar trupulleiki eisini hevur stungið seg upp aftan á hetta varð sett í verk at atnógv fleiri sjúkrameldingar hjá starvsfólki og manglandi starvsmegi er blivið ein vaksandi trupulleiki tí at konfiratiónin við fangarer blivin ógvusligari orsakað av hesum lógarásetingunum og ela her er ikki ein gongd sum eg ynski at síggja í tí føroyska fongsulsverkinum vit hava nógvar trupulleikar á fongsulsøkinum í føroyum ein tann størsti trupulleikin tað eru fysisku umstøðurnar í mjørkadali áður so hevur verið víst á at tølini fyri avbyrging ír føroyum tey eru alt ov høg og tað er mest tí at varðheiltsfangar verða settir í avbyrging tí karmarnir ikki loyva at skilja fólk í ymsu rættarmálunum frá hvørjum øðrum og tí er insolatión einasta amboði sum er eftir amnesti international hevur í fleiri umførum víst á at avbyrging grundleggjandi er ómenniskjaligt amboð at brúka og at tað brýtu við mannarættindi hjá teimum se og at avbyrging í longri tíð er at meta at vera í ósamsvari við millum annað europeiska mannarættindasáttmálan undir nevndarviðgerðini so varð víst á at fleiri frágreiðingar hava verið frá fangum í danmark í seinastuni har viðkomandi hevur verið settur í avbyrging í meira enn trýogtjúgu tímar í døgninum í yvir fjúrtan dagar tað kom somuleiðis fram at tølini fyri isolatión í mjørkadali eru lækkað munandi nú men eisini at tað er av teirri orsøk at mann nú er farin at senda varðhaldsfangar til danmarkar at sita tí at karmarnir ikki eru hóskandi í mjørkadali og hetta brýtur við rættindini hjá teimum innsettu og eisini teirra avvarandi í uppskotinum verður staðfest at føroyskir fangar sum sita í einum donskum fongsli eru undir danskari lóggávu og danir sum sita í føroyum eru eisini undir danskari lóggávu og tí hugsi eg at føroyingar sum sita í danmark áttu at sitið undir føroyskari lóggávu heldur enn at vit senda hesar fangarnar at avsuna dóm undir ja einari ivasamari lóg við eg siga í so verður praksis við at senda fangar av landinum staðfest í lóg at føroyskir fangar teir verða sendir til danmarkar tað eru problematiskt av nógvum orsøkum nærleikareglan ella nærhetsprinsippit tað merkir at ein fangi altíð skal sita dóm í sínum nærumhvørvi útgonguloyvi tað er avmarkað tá ðan føroyingur situr dóm niðri tí ella tí man ofta ikki hevur eina danska adressu at fara til og far tí ikki loyvi til útgongd ella útgonguloyvi sum tað eitur øh førki hevur eisini verið fram undir nevndarviðgerðini at fangarnir eftirdómin meira ella minni verða settir av í steinatúni og skulu klára seg sjálvar eftirgina uttan nakað veruligt lsingartilboð tí føroyskar kommunur ikki verða góðtiknar av tí danska fongsulsverkinum til til at skipa hesa her útslýsingina hoyringarnar tær vístu harumframt á at tað ikki er í samsvari við ynski frá politiskari síðu at avmarka kriminaliteet at vit senda okkara mest sárbaru til danmarkar at sita á dóm og í varðhaldsfongsling hoyringarpartar hava víst á at fyri nógv ella fyri fleiri so er danska fongsliga metað sum ein útbúgving í júst kriminaliteti og at hesir fangarnir ikki hava annað væl enn at skipa seg í netverk í donsku fongslunum sum tað er torført at sleppa burturúr aftur tað er eyðsæð at viðurskiftini í tí føroyska fongsulsverkinum ikki eru nøktandi og at vit við at taka undir við hesum uppskotinum ganga beint ímóti okkara egnu samtykti frá í fjør sum snúði seg um at betra ta føroysku fongsulsviðurskiftini og ja við hesumviðmerkingunum so taki eg ikki undir við málinum og eg mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskoti eg haldi samstundis eisini at tað er vert at at vísa á ta avtaluna fyri kriminalt forsorgina sum nú er er avgjørd niðri fram til tjúgu fimmogtjúgu og eins og hervur posdóttir eisini vísti á og kritian andreasen formaðurin í rættarnevndini vit síggja har at teiri pengarnir sum eru blivinir settir av til at betra um viðurskiftini í føroyum tað er for lítið í mun til ta kanningina sum bleiv gjørd av av tí danska løgmálamálaráðnum saman við nøkrum føroyskum embætisfólkum har sum mann vísti á hvat mann kundi gera fyri at betra karmarnar var vísti á fýra ymsar loysnir og segði greitt hvat teir kostaðu og hvat tær fóru at innibera og við teimum pengunum sum eru settir av nú fram til tvey túsund og fimmogtjúgu so velja vit ikki tí bestu loysnina vit velja heldur ikki tí næstbestu vit hava helst ikki ráð til tí trið bestu tað sum vit hava ráð til tað er tað sum eitur model d í hesi kanningini sum er ibrooktaning ayterligi ri eturum garasjen tað er tað sum vit fáa sum vit hava ráð til við teimum pengunum sum danska stjórnin hevur sett av til eitt øki so eg haldi at mann kann mann kann vísa á at tann danska stjórnurin ikki ja ikki tekur sína uppgávu at loysa fongsulstrupulleikarnar her í føroyum í nóg stórum álvara og eg haldi ikki at eitt uppskot sum hetta við teimum reglunum sum eru gera tað nakað betri heldur tvørtímóti við at vit lóggeva at vit skulu senda fangar av landinum og at vit lóggeva meira kanska ja allarhelst lóggeva meira isolatión og meira strafdesponertraft til tey sum sita inni so ja tað er í høvuðsheitum tað sum eg havi
siga í dag takk fyri fólkanna ja takk her eru fleiri viðmerkingar
djóni nólsoy joensen ger so væl takk fyri frá fólkvinnu og takk fyri eina góða gjøgnumgongd av álitingi á ingilinum og er púra púra samdur í øllum sum verður ført fram tí hetta er ein beinleiðis háðan ímóti tað sum danskir myndugleikar leggja fyri dagin er ein beinleiðis háðan ímóti føroyar løgtingi sum hevur samtykk at vit skulu betur um viðurskiftið á okkara føroysku fangum teir koma við undanførtum og tað er ikki bara hendan samgonga undir hesum samgongum gjøgnum nógv ár hava tað verið undanførtur oman á undanførtur frá donsku styrkum styrkum um at ja ja vit hetta er gott nokk vit fáa kanska sum hyngilin nevnir tit fáa kanska eina garasju afturat sum framvegis tað er gott nokk fyri okkara føroysku fangarum hetta er so langt úti og vit góðtaka ikki fleiri undanførtur tí at tí at tað er komið frá undanførtur sum um at tað verða settar arbeiðsbólkar og tað er blivið og so bara dømi eg um at her tað haldi eg undirstriðingar øgiliga væl hetta málið fótulleinki alla aðrastaðni í verðini ber tað til at hava fótulleinkir á fangum bara ikki í føroyum og so kemur hann við einum undanførtum um tað er veðrið sum ger tað altso hvussu langt út er tað
hetta er beinleiðis látuligt takk fyri
ja tak ingilín didrisenstrøm ja takk fyri o g haldi nemliga eisini akkurát hetta her við fótleinkju tað kundi roynt faktiskt loyst nakrar av trupulleikunum sum mann hevur við manglandi plássi uppi í mjørkadali so visti at tað her uppskotið sum sum verður lagt fram her í løgtinginum sum eitt ríkislógartilmæli visti tað skuldi verið ein betring av teimum viðurskiftunum sum eru í fongslunum í dag so kundi mann til dømis sett fótleinkina inn tað hevði verið ein betring av viðuskiftunum kanska tí mann hevði kunnað frígivið nøkur pláss mentað hevði samstundis ikki loyst teir fysisku karmarnar og tað at veðrið skuldi veri ein trupulleiki tað eg haldi ikki at mann hevur fingið forklárað hví tað er tí at tekniskt ø minnist eg meg hava hoyrt at tað ber til so eg veit ikki hvat tð er við veðrinum hjá okkum her í føroyum sum er heilt heilt heilt ekseptionelt burtur frá øllum øðrum ja framkomnum londum at vit ikki kunnu hava hesa hesa fótleinkina
takk fyri frá fólkini
ja takk so er tað hervør polstóttir ger sovæl takk fyri sum yingilin eisini didriksen strøm eisini segði so er tað nógvar góðar ásetingar í hesum uppskotinum men tær tær vánaligu ásetingar biða bara fortungt til at mann kann taka undir við tí eg hugsaði ingilín didriksen strøm kanska kundikoma ett sidur inn á hetta her við ásetingunum um desponersraf at tað ikki stendur at mann kann disponerstraffa fangar við sær bróta ymisk punkt men at mann skal brúka disponersraft tað er ikki nakað sum starvsfólkið skuldu meta um hvørt tað burdi ellaikki tey skulu disponersa
takk fyri
ja takk ingilin dittriksen strøm gert so væl takk fyri ja og har akkurát her við at mann mann skal fullfíggjenda niðri disciplinærstrafin tað tað er eisini komið fram at tað gera tað her við at at tað blíva fleiri konfrontatiónir ímillum starvsfólkini og tey innsettu meðan vit eisini hava hoyrt úr tí føroyska fongsulsferðsunum at teir øgiliga stóru trupulleikarnir sum mann hevur við kommunikatión ímillum innsett og starvsfólk niðri slett ikki eru á sama konfliktstøði sum niðri har sum mann nærmast einki samband hevur millum starvsfólk og tey innsettu annað enn at tey eru tí at fongsini eru størri ja vit hava minni viðurskiftir her í føroyum og tað líka sum gera mann at mann at mann kemur inn á hvønn annan á ein annan máta og tað mann nú skal innfrøða sær disciplinærstrafirnar tað merkir alt annað líka at tað eru komað fleiri straffir til dømis við seg ein innsettur velur at banna ella eitt annað líknandi so kann tað viðføra isolatión tað er sjálvliga passandi og
ella hóskandi haldi eg takk fyri
ja takk so er tað helgi abramsen ger sovælfrú forkvina ð tað undrar meg lítsindur at at tað varu tvey minnilutaálit eg eg fangaði ikki ordliga hvør munur á hvat mann er ósamdur og so ag spyrja ingilin strøm hvat hvat hespær minnilutarnir eri ósamdur um atvey álit øh við vítjandi fótleinkium so so var tað nógvað umrætt í nevndini og eg haldi hettað er breyðsemju um at tað er nakað vit eiga at fáa inn í lógina men sum tað eisin bleivur sagt har so so gongur tað øliga seint jusystuministeriunum millum annað vilja tey hava eina nýggja hoyrings rundin við fótleinkjum inni og so framvegis fyri at fáa tað inn og eitt sum eisini blev nevnt er tað at at í fótleinki tað kann vera við til at útseta at mann fær í fongsul so sepur mnn á jan nú havi tet fingið hettahar og og o so tarvurin á nýggjum fongsl tað minni men eg veit ikki tað er kanska nakað sum man alt kann diskutera men men meníøllum førum so kann mann koyra eiga vit at fáa tað inn í í einum øðrum
upskotið við fótflokkiu takk fyri
ja takk ingilin dittursen strømgerð so væl ja eg veit ikki sum eg skal heita á hólg abrahamsen um at lesa alt álitið og so at síggja hvørjir munirnir eru og eg haldi eisini at tað kom nokk so greitt fram í taluni hjá hervørt poststøddir og eisini hjá christian andreasen at at mann mælir til her í tí næstsýsta brotinum í álitinum hjá hinum minnlutanum at at yvirtaka kriminalforsorgina og fongsulsverkið tað inngongur ikki í mínum áliti ikki tí eg principielt er móti tímen eg haldi við fíggjarstýringini sum vit hava koyrandi her í landinum í løtuni so kann tað blíva ringt at yvirtaka við øllum tí sum skal gerast á tí økinum
takk fyri frá forkunnugum

a takk fyri ja takk
yngilin dirisen strøm gersvæleg haldi at eg havi givið nokk so nógvar góðar grundgevingar fyri hví eg stemji ímóti eg haldi hetta fer beint ímóti tí samtyktini sum vit samtyktu í fjør við at betra um fongsulsviðurskiftini millum annað tí mann staðfest við lóg at fangar skulu sendast niður h tí at mann samtykkir við lóg at vit skulu innføra desplinerstraff av eisini ifilatión fyri rættiliga smáar hvat skalt mann siga ja tað er rættiliga smá ting fyri at siga tað bart út tað tekur drúgva tíð ja tað skilji eg væl men hetta er ikki ein nýggi trupulleiki vit hava ongantíð havt ordiliga hóskandi umstøður til ella í kriminal forsørgini h og hendan heravtalan kriminalforsorgnsavtalan sum nú er hon røkkur altso heilt fram til tvey túsund og fimmogtjúgu so ja tað tekur drúgva tíð men eg haldi saktans at man fram til tvey túsund og fimmogtjúgu kann vera meira ambitiøsur enn at

takk so er tað siri stenberg eina viðmerking takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd við ingile strøm ísiner eg haldi ahtta er ein huðan mótiteimum føroyingum sum skulu sita á dóm o eisini móti teimum starvsfólkum sum arbeiða taðhav gjørt eisini eit stórt arbeiði og tað at fara afturnú at seta nýggjar bólkar at at sita á arbeiða viðnøkrum tað gevur onga meining tí tað hava tey longu gjørt og eg haldi at hetta er eitt øgiliga klárt dømi um at danir misrøkja sína uppgávu og skylda absolutt ikki altso eitt er tað mann ikki ger fongsli tað er tað haldi eg ikki er í lagi men mann vil ikki igakoma við fólonkini altso altsohvussu ringt kann tað vera vstvisti man komin har til at mann frá danskari síðu má brúka føroyska virðurlagið sum sum grundgeving so haldi eg at øll mátti
sætt hvat klokkan er sligið
ja takk ingilin didrisen strøm ger sovælja vit øll løgtinginum hava jú samtykta sjálvandi skal ein fongsulsrevsing vera men at mann eisini virðir øll mannarættindi tá ið mann hevur við tey sum vera fongslagi at gera og eg haldi at mann saktans kann vísa á nøkur ting sum við fongsulsviðurskiftini í dag gera seg inn á nøkurrættindi sum teir borgararnir hava sum verða dømdir og tað haldi eg ikki er nøktandi heldur eitt er so tað hjá teimum sum skulu sita dóm men eitt annað er eisini teirra avvarandi til dømis s sangin verður fluttur niður so er tað øgiliga avmarkað um tú sleppur at vitja viðkomandi og so framvegis harafturaft eisini tað sum nógvir bólkar hava verið frammi í alnninginum og víst á at at tað at sita ein fongsulsdóm í til dømis vesturfanccel at tað er sum at fara á kriminal skúla fyri fleiri fangar fyri nógv av teimum allarsárbarastu og tað er jú ikki nakað sum vit ynskja her hjá
okkum í føroyum takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða er siri stenberg
fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað er eitt sera týdningarmikið mál eisini áhugavert og gott kjak okur vita øll tað at mjørkadalur ikki er bygt til at vera fongsul og tá ið tað eisini skal hýsa bæði eini rest og eitt fongsul sum hava tvey ymisk sett av reglum so skapar tað trupulleikar tað hevur verið viðgjørt her nakrar ferð og tað sum eg haldi er so álvarsamt í tí tað er tað at tað ger at nøkur fólk sum hava fingið ein dóm fyri nøkur ting í veruleikanum vera frælsiskerd meira enn tey høvdu bihúst vist nú teir fysisku karmarnir vóru í ordan og tað haldi eg er øgiliga álvarsamt at mann ikki fær tað loyst tí tað ger seg inn á tey rættindisum mann hevur sum menniskja so tað á fongsulsviðurskiftini í føroyum ikki eru nøktandi tað haldi egat løgtingið er fult upplýst um sjálvt um eg haldi at nógv av teimum økjunum sum okur ikki hava sjálvi hava ræði á hevur mann ofta for lítla vitan um tí tað blívur okkara sum ein sovornur blindur plettur har mann ikki veit ordliga gann gongur fyri seg tí mán viðger tað so sjáldan í tingunum tí at mann hevur ikki lóggávu vald ø eg var glað fyri røðuna hjá formannin í rættarnevndini christian andreasen har hann vísir á at ein máti at loysa allan hendan prolematikkin uppá er akkurát tað sum okur í tjóðveldini sjálvandi halda at mann má taka raði á hesum økinum tí at tað er ongantíð staðið so týðiligt akkurát innan fyri hetta økið skorið út í pap at danir misrøkja sína skyldu á hesum her økinum tað er so týðiligt tað at senda fólk av landinum er eisini ein straffur í sær sjálvum tað er ein onnur mentan tað er eitt einað mál og tað er faktisk ein harðari revsing enn einaltso a er ein straffur oman á straffin og tað skapa sjálvandi líðing og tað brýtur við øll tey prinsippur sum hann ellar hever um næraðisprinsipp um at tú skalt kunna hava vitjan av tíni familju og tú skalt eisini hava nøkur rættindur fyri tí um tú hevur forbrotið teg og situr tín dóm so tað er tað er ikki gott í sær sjálvum okur hava faktisk eisini ofta nokk so lítla vitan um hvat hendi við teimum fólkunum sum eru uttanlands hvussu tað ávirkar tey fáa tey tað betri av at at sita dómin koma tey út aftur sum styrt menniskjur sum kunna fara únt samfelagi ella hvat hendir ø so har haldi eg er nógv sumi sum ikki er í ordan eitt annað sum eg haldi hetta her uppskotið eisini vísir øiliga týðiliga tað er tað at tað at tú ert føroyingur ger tað at tú faktisk fær ein harðari straff eitt er tað t tú kanst at tú blívur sendir av landinum í straffar sæg sjálvum men eisini tað at tú ikki gevur teimum sum sita í føroyum sami møguleikar sum fangar sum sita uttanlands til dømis at ta hevur fótleinki hví skal tað ikki kunna vera ein møguleiki í føroyum tá tú kann tað niðri fyri fyri sama dóm og hvussu kann mann frá danskari síðu argumentera við tað at mann kann ikki gera tað tí veðrið er so ringt altso að tað tað kann mann ikki gera altso tað er so niðurgerandi at eg havi simpultan ikki orð fyri tí okur hava kanska nakað av tí

nakrastaðni altso nú ætlar mann enn á at koyra gbiessar o øll sum fara á fjøllini ella okkurt sum týr upp á eg veit ikki altso hvussu kal mann ikki kunna halda eyga við við fólk og hvar skulu tey fara altso hvar skulu tey flýggja úr føroyum uttan at nakar finnur út av tí altso tað skilji eg simpultenn ikki at mann ikki kann tað tað haldi eg aftur er eitt brot á tey rættindir sum tú hevur sum fongsul nei sum feingi løgmaður hevur heitt á donsku stjørnina um at fáa viðurskiftini í rættiliga fólkatingslimurnar hava eisini arbeitt við tí og hvat eta okur hava staðið modell til ta seinastu vikuna hvat eru komið til føroyar í sambandi við ta nýggju forhandlingina ein stórhøll eg veit ikum man sk va bara siga at tey sum eru dømd fara har altso tað er ein stór høll sum kemur og og í einum øðrum pakka um at forhandlaiski til at eg veit ikki um hvat hendir við hsin radaranum men mann røkir ikki tær skyldur og taðer kjarnur tænastur sum mann skal røkja tað er tað sum eg haldi er problemi eg haldi at føroyingar hava eina ringa søguslóg tá ið tað kemur til eta her við at fólk fara av landinum sum pá einlanna máta ikki passa in í samfelagið nú snýr tað seg um fólk sum sita á dóm v kenna tað frá fyrr av bæði við fólki sum hava havt menningartarn sálarliga sjúku hava verið samkynd ella hvat hevur verið sum up á einan máta ikki hava passað inn í landið men bara eru farin av landinum tað gera okum ikki til eitt betri samfelag tað er tað er ikki sømuligt og títíbetur er mann farin burtur frá tí men okur hava tað enn eftir tá ið tað kemur til fólk sum sita á dóm og tað má sjálvandi koma upp á pláss soleiðis at at tú hevur møguleika at sita tín dóm í tí landi sum sum er títt føðiland tey fysisku viðurskiftini sum eru í mjørkadali tey gera eisini tað at tað verða fleiri avbyrgingar og tað heur verið staðfest fleiri ferðir og amlesty hevur eisini verið úti við tí men nú og mann pluss liga fingið betri hagtøl tí at nú hevur mann ikki hsu nógvar avbyrgingar men hvat heði mánt fingið í staðin ja men sendi bara fleiri av landinum also tað er eisini ein óvirðiligur máti at loysa eina rættiliga stóra avbjóðing uppá sjálvandi mugu fysisku karmarnir vera í ordan soleiðis at fólk kunna sita í føroyum løgtingið hevur alt staðið saman um tað at okur ynskja at fólk í føroyum sum sita á dóm skula verða møtt við einum reabiliterandi tanka og fáa góða hjálp meðan tey sita inni soleiðis at tá ið revsisis tíðin er yvirstaðin kanst sú koma út aftur í samfelagi og fótættur aftur og skapa tær eitt gott lív tað ertað hevur verið tað sum okur hava staðið samanum men tann praksisin sum er í dag og sum er í donskum fongslum sum er hørð sum byggir upp á harðari harðari revsing hon verður staðfest í hesum her uppskotinum og tí haldi eg tað er skeivt at mann frá løgtinsi síðu samtykkir at seta ta praksisina í gildi í føroyum samstundis sum mann hevur fráboðað tað at mann ynskir at hava hesa reabiliterandi tilgongdina í føroyum og at ynskir at fáa nýggj hølur og hevur kanska ein annan hugburð til tað at seta á dóm enn mann hevur niðri tá eg sá eisini í donskum miðlum í gjár ati mann hevur so stórir høluðstrupulleikar eisini í donskum fongslum at mann fær útlendingar nú leitar eftir einum fongsligum kosulu altso haldi eg virkuliga at at tað er okkurt sum sum sum eigur at onkrar klokkur sum eiga at ringja hjá okkum tí tað er ikki í lagi altso tann mátin mann mann viðger menniskjur uppá tað kann gott vera tú forbrotið teg og gjørt nøkur ting men tú statvekk eit menniskja og tú hevur statvekk nøkur rættindur so het her við at hava ein hálning til at uti oyða úti á sinn okur senda teg bara onkur aðrastaðni tí tú hevur kanska eit lítsindi minni virði enn enn hini tann hálningin skulu okur ikki hava í føroyum heldur siú fyri fólki sum hava frbrotðeg so her er einki nýtt fongsul á veg og danir taka ikki ábyrgd av hasum økinum okur megna at taka ábyrgdina sjálvi og skula gera tað og tí skuluyvirtaka hett her økið og oku kuna stemma hett her uppskotið niður tí hetað er óvirðiligt fyri føroyingar sum hava
eg fari neyðuni at sita dóm takk fyri ja takk
her vóru nakrar viðmerkingar pálla reynatúgvu ger sovæltakk fyri forkvinnan nógv framúr gott í røðuni hjá sirustenberg bæði tær atfinningarnar sumsum hon hevur onkursvegna ímóti móti tí misrøktini frá danskari síðu av viðurskiftunum sum ikki eru yvirtikin eitt nú fongsulsverkin eg haldi har tala talar tað øgiliga nógv fyri seg eisini øgiliga góðamannavirðir í í røðuni hjá siri um um tað at at tú framhaldandi er eitt menniskja um tú einaferð hevur fingið ein dóm fyri okkurt eg haldi at tað er eitt øgiliga gott og konstruktivt sjónarmið at hava eg datt eitt sindur um tað at at fólkatingsumboðini nú eru farin at viðgera mál sum eru yvirtikin í føroyum eg haldi at um mann skal síggja nakað positivt í í fólkatingssessinum so er tað neyttug at viðgera mál sum ikki eru yvirtikin málsøki at blanda seg upp í føroysk viðurskifti sum vit frammanundanumsita
duga væl tað er púrasta burturvið takk fyri
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd við pálla reynatigvur tað einasta sum hevði givið meining at mann som fólkatingslimur fóru inní og tað veit egt asin tæir hava verið men tað er so ikki hevur so ikki givið nakað úrslit tað er nettupp tað at siga tað at tað eru uppgávurnar sum darnir hava at loysa í føroyum at tær skulu taka hond um tað og ikki koma við nøkrum øðrum sum u ellas sjálvi skula gera tí hetta her sum gongur fyri seg í løtuni tað er rein misríkt av einum málsøki frá danskari síðu sum viðførir faktisk misrkt á á menniskjur og tað mugu okur tala ímóti og ikki ikki upp á nakran máta góðtaka so tað snýr seg eisini um at sjálvandi skula danir fáa viðurskiftini í rætt lag men eg haldi at okur eru tey betri til at gera tað sjálvi og fáa fáa yvirtikið
har er økið sum skjótast takk fyri
takk hervur polstóttir ger sovæltakk fyri eg haldi at úrslitið av fleirórsavtaluni har ið nær um ongir pengar verður setur av til føroysku nalforsorgina og tað tosið um at vit ikki kun hava fótleinti í føroyum tí veðrið er so ringt tað er altso niðurstøðan av tí kann bara vera at danir vilja ikki brúka pengar upp á fongsulsviðurskiftini í føroyum men halda at tað at veðrið er so ringt í føroyum er ein betri umskilningur at brúka ein at siga hart vit vilja ikki brúka
góa pengar uppá tykkara fongsulviðurskifti takk fyri ja takk sirstenber
gersuvæltakk tilhervur posdóttur ja tað virkar akkurát sum at mann hevur ein sovornar hálning til at t tað eitt sindur eg veit ikki annarrans borgarar upp á einanan máta man hevur hvørfall ikki saman virði mann skal ikki fáa sama sama dóm fyri fyri sama í gerð men mann verður frælsiskerdur óneyðugt og mann kann ikki seta teir teir millarnir inn at mann eisini skal hava møguleikan fyri fótleinki og okur vita eisini at tað hevur verið hava verið stórir trupulleikar við eisin hett hr við mangladi skúla og og sovíðari alto at at tú eisini hevur rætt til at í nøkrum førum í hvørfall at at útbúgva teg um menna teg eisini sum menniskja meðan tú meðan tú situr inni so eg haldi at hetta er eitt mál sum løgtingið eigur at standa saman um og fáa upp á pláss soleiðis at tey fólkini í føroyum sum eru komin á skeivu síðuni av av lógini
verða hjálpt yvir at so rætt takk fyri
ja takk ingilin diðriksens frá umgjørt væl takk fyri eg haldi at tað er nokk so undarligt tað at mann at mann hevur sett fólk frá tí í danska løgmaðaranum at at gera hesa kanningina saman við føroyskum embætisfólkum um mann so fær svar mann fær øgiliga greitt at vita hvat fyri loysnir mann kann fara í holt við og at mann so gera eina avtalu í kriminalforsorgini fyri næru næýra árini har sum mann ikki tykist at hava tikið seg her frágreiðingina við yvirhøvur tað haldi eg eri ja tað haldi eg

ja takk siristenberg ger sovælja takk fyri frú forkvina og takk til ingileindestrøym ja eg haldi at tað má vera eitt forferdiliga stórt vónbrot hjá teimum sum arbeiða eisini og hava sitið í gjørt altíð ttar arbeiði og at síggja fram til tað at tey komandi fýra árini er faktiskk verður tað faktiskt ikki tikið við g og tað nyttar ikki at blíva við at gera meira forarbeiði tað er handling sum sum skal til og tað hevur týdning sjálvandi fyri tey sum arbeiða men taðhevur eisini stóran týdning fyri tey sum sita á dóm so ati ja hetta her mán mann bara konstattera er ein eeitt eitt slag misríkt eetr mann plagdi snakka um eitt eftir heta almenn
omsorgsvikt etta mær eitt av teimum
ja takk annika olsen ger so væl ja takk fyri tá ið mann verður settur í fongsul so er tað sjálvsagt tí mann hevur gjørt eitthvørt skeivt ella borið seg skeivt at men tað at mann skal í fongsul merkir eisini tað at mann skal koma út aftur sum eitt betri menniskja at mann skal hava lært av tí sum farið er og at mann skal hava tey neyðugu viðgerðina og rehabiliteringina meðan mann situr í fongsli so hevur mann kemur út aftur sum eitt heilt og betri menniskja tí haldi eg at her er sera umráðandi tað sum sigur eg í stendberg vísir á eisini teg við við fótleinki at hvat er tað sum forðar fyri tí at hava tað í føroyum hevur mann spurt inn til um mann kann hava nakrar broytingar í lógaruppskotinum um mann serligur ferðisku forhold angar jú veit eg gott at hetta er ríkislógar tilmæl men tað ber væl til at gera tað hevur nevndin spurt inn til tað og hin spurningur er hvar liggur málið um sjálva yvirtøkuna og tá føroyska fongslið hevur nevndin

siri stenberg ger sovætakk fyri frú forkvina og takk til angjolsen ja nevndin hevur eisini havt løgmann inni og løgmaður hevur okra vitandi og taðhevr hann eisini svar upp á í skrivligum spurningum vent sær beinleiðis til danir og biðið um at tað kemur á skrá at mann fær gjørt eitt nýtt fongsul so tað er ikki tí at ein áheitan ikki farin her frá og løgtingið hvur eisini staðið saman um hvussu mann ynskir at fongsulsviðurskiftini skula vera í føroyum nettuphetta her við at ja tú kanst hava forbrot tið t sjálvandi skalt ú hava ein dóm men endamálið við dómunum er ikki straffur í sær sjálvum men tað er heta her við at at tú fær ferið lært av tí sum tú hevur gjørt og tú færr menti meg at tú situr soleiðis at túð kemur út aftur fyribyrgir at tú ikki kemur út í kriminalitet aftur og tað sum okur hoyra tað er tað at tey sum til dømis fara á landinum tey koma kanska út í truplari kriminalitet størri kriminalitet aftaná tí at tey eru í ein so hørðum umhvørvi og tí er tað púra skeivt tað sum verður gjørt í løtuni og tí noyðast okur sjálvandi at at taka ræðiljósini eru økjunum ongantíð for skjótt tí at tað er tey sum hetta er hvussu so einr málbókkur sum hevur allarmest brúk fyri okkum tað er akkurát tey sumeru
fyri tað siga fólkini takk fyri
ja takk høgni hoydal ger so vælja frú forkvina eg haldi etta her verið øgiliga upplýsandi og og og latið eyguni upp á okkum at hava tað orðaskifti í dag altso um rættarpolitikk um revsing og útendingarrevsing tað er eitt ótrúliga týdningarmikið málið í einum samfelagi kanska enn tann størsta valdið sum sum sum ein politisk valdið hevur øhog vit hava ikkitað valdið her í tinginum tað er tað sum niðurstøðu men alt í dag hevur bent á at vit eiga at hava tað valdið og so leingi vit ikki hava tað so verður ábyrgdin koyd millum vit hava sæð tað so oftani og eisini bara tað at at at fókatilsmenninir teir musu gerast at vilja men teir eru teir knappliga avgerandi men men teir sendu jú eitt tíðindaskriv ivvt heilt nýligani up at nú vóru teir við í samráðingunum um føroyska kriminalforsorgánuna og teir ynsktu eisini ein fongsul men tá ið tað so kemur út aftur koma tei heim aftur við einari høll sum sum avgerð hvussu vit skulu útinna okkara ítróttarpolitikk og mentanarpolitikk í føroyum so so hetta hetta blívur ein so ein sosovorður frøkistankur at vit muvit mugu onkursvegna jaltso eg vil mælt at mann fek løgman inn afur við hvar liggur hetta málið altso hvørji útlitini fyri at fáa ett fongslul tey síggja

syristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til høgn hoydal ja eg haldi ahetta vera eit gott orðaskifti og eg haldi attað hevur eisini ávirkað orðaskifti í dag at síðan nevndin var ferdig við hetta málið er tað jú komið fram tað at tað er ikki sett pengar av til hetta nýggja fongslið tað bleiv umrátt eitt sindur í nevndini tá tá vónaði mann stadvek at tað fór at koma á men tað er so ikki komið á og so eru aðrar játtanir komnir inn í millum men men eg haldi hetta her dømi er bara so týðiligt attað er bara tá okur sjálvi taka ábyrgd at okur mennast og tí er tað at fáa tað arbeiðið í gongd ongantíð for skjótt einaferð tíðini setti mann pengar av til at gera føroyska rættaskipan og alt hetta her økið er er nakað sum mann má hava á egnum hondum tí tað er partur av at vera eitt demokratiskt samfelag at tú eisini hevur tann tað dømandi valdið altso at tú eisini kann lóggeva innan fyri fyri tann partin takk fyi
næstur at røða er steffan klein poulsen ger so væl
janú ønja takk frú forkvina eg haldi málið er rímiliga væl lýst eg veit ikki um tað kemur so ræðiliga nógv nýtt frá mær men tað eru nøkur ting sum harma meg allíkavæl sum sum av tí sum andstøðan hevur sagt men fara heilt skjótt ígjøgnum so

í føroyum nøkur rund skriv og og og annað at arbeiða eftir og og tað er ikki nummar eitt tí fær mann við hesum sett nakrar fastir lógarkarmar rundanum rættartrygdina hjá fangum og og hvat fangavaktarar og annað hava loyvi til og tað ger tað so ræðiliga nógv lættari hjá teimum at arbeiða eftir og og samstundis haldi at at rættartrygdin verður betri hjá fangum og vit eru eisini samd um fótleinkjuna tað er eitt greitt ynski at at tað verður arbeitt við hesum og at mann finnur eina loysn og tað sum vit hava fingið upplýst er at mann mann vil viðgera tað fyri seg at tann lógarbroytingin hon hon kemur at koyra sítt egna løp í danmark til hoyringar og og kemur so sum ein sjálvstøðug broyting og og vónandi koma vit har til og teknikkurin í føroyum hann er eingin forðing vit vita vit vita øll sum vit nú hava vit øll telefon og og óansæð hvar vit eru so er tekningurin øgiliga øgiliga góður í føroyum og og tað er millum annað tað telefonssambandið mann skal brúka viste havi skilt tað rætt teknikkurin er so í øllu førnum eingin forðing og í hesum notatinum sum er komið frá danska løgmálaráðnum so so so er tað millum annað tað fíggjarliga mann seti spurningur við um um um um tað loysir fíggjarliga so er tað veðurlagið sum fleiri hava flent inni eftirhr og eisini atkoman og oog forholdini eru nokk øðrvísini her enn enn í danmark men sjálvandi eiga vit at finna eina loysn uppá fótleingjina vissuvit ynskja ein fótleinski áh tað er ittnokk so greitt ynski um tað

hetta orðaskifti koyr á tveimum sporum vit eru púra samd um at vit skul hava nýtt fongsul og tað kemur at loysa ótrúliga nógvar avbjóðingar hjá okkum serliga vissu vit fáa tað eg veit ikki um tær læta motola í í hesum her sum koma frá hesin bólkinum altso eitt eitt gott og stórt fongsul sum klárar at rúma øllum funktiónum sumvit hava brúk fyri soleis at vit sleppa undan at avsoning og og á rest er er er un sama takið ella somu deild og at fangarnir kunnu sita í føroyum tað kemur at loysa allir meira ella minni allir teir tær praktisku avbjóðingarnar sum vit hava ømen eg haldi at tað verður í for stóran mun blandað við hetta henta hesa lógina sum sum vit viðgera øtí at um lógin verður verður samtykt at tað ikki so eru tr praktisku avbjóðingarnar til staðar og og har er tað tað nýggja fongslið tað snýr seg um og og at at seta pengar av til ta tað er ein spurningur um pengar og fyri at nevna tvey onnur ting hetta við at fangarnir verða sendir til danmarkar so so fingu vit upplýst at reskii altso í í tí føroyska fongslinum uppi í mjørkadali er øgiliga isolerað tú er ikki atgongd til telefon og internet og og annað og onnur tilboð sum mann hevur í danmark og tí metir mann at tað er til dømis bleiv tikin ag dømi at ein eini er dømdur sjey árirfyri og tað er alt for leingi hjá hesum at sita sjey ár isuleraður uppi í mjørkadali og tað mugu it fyri halda okkum til tað er tað fysiska fongslið sum manglar har og og hendan her lógin broytir ikki s nógv upp á støðuna hjá hesum fangarnum sum er dømdir sjey ár í verandi løtu so má hann fara til danmarkar vissi hann skal hava ja ikki blíva totalt ysileraður og elaktur vil eg siga

haldi at vit blandað for nógv saman øh tí tað er for leingi at sita í okkara fongsliup í mjørkadali tað eru vit samd um tað tað má loysast og og eitt síðsta ting sum eg má nevna frú forkvina tað er hettaher við desplonerstraff og her er hetta er ein øgiliga stór lóg og og nógvar greinar men í grein áttaogtrýss har stendur somm disponerstraff kann anventhis advarchel bøtu og strafsevl eg stendur kann í grein áttaogtrýss hog eg haldi upá ein máta t tað er ein sindur grov ákæra ímótir fangarvagninum í føroyum at teir fara at misnýta hesa heimildina sum allarhelst er í onkrum rundskrivi í dag havi ikki høvtu hal upp á øll hesi rundskrivini men men eg trúgvi at tað er vanligur praksis í dag at teir eisini kunnu geva ávaring kunnu geva bót g í ringasta føri koyra teir á straffsellin og eg trúgvi iki at fangavaktirnir í føroyum hava nakran áhuga í at misbrúka straffseluna vit hoyra hugburðin her inni í tingsalinum og at siga tað at at fangavaktirnir ella ikki beinleiðis sagt men men onkursvegna óbeinleiðis at fangavaktirnir í føroyum fara at misbrúka hetta her tað tað haldi er nokk so greivt visti man visti mann heldur tað at at at føroyska praksis fer at broyta seg so ræðliga nógv av hesari lógini men sum eg lesi tað í grein áttaogtrýss so kann mann brúka ávaring bót og straffseðlø og um at ymmann byrjar nokk við eina ávering og og og bót og so straffseðla og straffseðlan kann bara brúkast í heilt serligum og og grovum handlingum og ja grein sjeyogtrýss er eisini har men men sum eg skilji tað so kunnu teir teir skulu ikki teir skulu ikki koyra í straffseðli og og o tað vóni eg ikki vera praksis í føroyum
takk fyri forskýrðina ja takk
tað eru nakrar viðmerkingar hervur polstóttur ger sovæl takk fyri eg ætliði at koma ei eina viðmerking men eg má líka rættleiða steffan klein poulsen tí at tað er øgiliga viktigt at tá mann endurgevur paragraf áttaogtrýss at mann eisini tekur paragraff sjeyogtrýss um desponersað við tí tað stendur í paragraff sjeyogtrýss at mann skal brúka desponertsraft við seg vissi summar ásetingar verða brotnar í áttaogtrýss verður tð ásett hvat disponersaffur er hvat kann brúka sum desponersraffur men tað stendur a mann skal diesponertsraffa fangar vissu teir bróta seg á tey punktini sum verða nevnd í paragraff sjeyogtrýss men eg ætlii at spyrja steffan klein poulsen um hann ikki heldur at tað er mann ikki heldur at tað er merkitir at vit sum skunda eitt uppskot ígjøgnum sum setir verandi siðvenju í í gildi í lóg tá iðøllallir flokkar hava átalað verandi siðvenju nú fær mann at skunda eitt uppskot ígjøgnum áttu vit faktiskt ikki heldur aftaná at fleiriársavtalan blívur kunngjørd at fingið málið aftur í nevnd sum vit kunnu viðgera hvat tað inniber fyri føroyska fongsilsverkið

jnlinaltso frú forkvina eg havi ta fatan at siðvenjan situr í fangavaktaran í føroyum sum í praksis útfør hesa lógina ja taðtað stendur nokk í klokkan sjeyogtrýss at at si at hesi tingini útloysa ein eina ein straff men tað kann vera ein ávaring at geva eina ávaring er ganska vanligt vistuman hei fylt onkrur rættarmálið uppi í í dómsvalbinum og og fingu eitt sindur innlit í hvussu hvussu tað gongur fyri seg so verða ávaringar sjálvandi givið bøtur og annað og í ringasta føri straffsellan teir kunnu brúka hesi tingini og eg loyvi mær ivast í at atteir føroysku fangavaktarnir knappliga far at stýra við harðari hond tí hendan lógin verður samtykt og og eg skal ikki siga at andstøðan her beinleiðis sagt tað men tað lguonkustaðni flýtur har altso at at tað knappliga fer at vera nógv harðari straffir og nógv fleiri sum koyrdur straffseðlu av tíi um at broyta
hesa lógina
ja takk so er tað siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eg havi roynt tað fylgt við men eg havi so ikki hoyrt nakran siga tað at fangar vørar fara at brúka harðari straff tað haldi eg ikki nakar hevur sagt fyri tí altso tað haldi ikki men hvat heldur steffan klein poulsen um tað at t tað nú er komið fram tað at tað er eingin ætlan um at bøta um fongsulsviðurskiftini í føroyum hvhvussu skul okur eisini sum lígting taka tað og takla tað at okra fólk faktisk
svera verri stillaði ja
ja frú forkvina so so dugi eg ikki at síggja hvør hvør tann stóra avbjóðingin er við at at koyra hetta í ein fastar lógarkarm har mann kann og so víðari so eg eri vit samd um at at at tað ikki verður misbrúkt p á nakran máta uppi á mjørkadali og eg haldi eins o sigur stenberg at tað er rættlga bekimrandi at at eg ikki vit ikki koma longur við at byggja eitt nýtt fongsul í føroyum og tað er tað er eitt tað er eitt forhaltsvít stýrt apparat at fyrsta yvirtaka eisini sovi skuldu gera tað sjálvu og og danir virka kanska ikki til at vera so ræða spentar at seta pengar av til hetaher so tað er øgiliga bekimrandi tað er øgiliga bekimrandi at at vit ikki koma longur í hesum og tí tað er okkum øllum upplýst at hetta fer at loysa so at siga allar
praktiskar avbjóðingar sítt hava í dag
ja takk ingilen digiksen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvina eg haldi at tað er rættiliga greivt at siga at at minnilutarnir siga tað at atfangalæknar er hjá okkum í føroyum ikki fara at røkja sítt arbeiði við virðing tað sum vit hava víst á ella tað sum eg í øllum førum vísti á í mínum mínari røðu tað var tað at vit hava jú roynt hesa lógina fyrr hetta er tann lógin sum er blivin sett í verk niðri og tá mann setti hesa her hesar her ásetingarnar um desponerstraf í verk niðri tá sá mann at tølini fyri avbyrging sum fylgja av disponerstraffió tey iksploderaðu mann sá eisini at konfliktin millum innsett og millum fangar og starvsfólk eisini øktust mann sá eisini tað at atat starvsfólkat tað komu ssum var starvsfólkamangul og fleiri sjúkrameldingar tað eru tey tingini sum mann hevur lært av lóggávuni sum
æðrerðir sett í verk niðri
poulsen ger so væl ja fyri forskriftina eg má biðja um umbering hvussu mín ákæra var ov grov men eg hevði faktiskt ilt við at at finna tað hvat hvat minnlutabólkarnir ella minnlutaálitini so vilja við sínum viðmerkingum tí aftur nú vísir ingilin didrikurin strøma at tá mann innførdi eftir danmark so fór ta tað til fleiri straffir og tað eru teir danskir fangavaktararnir sum sum vara av teimum viðurskiftunum í danmark tað kann væl vera at konflutirnar eru øktar í danmark men eg loymi mær ivast í um um um við at seta hetta í kraft í føroyum undir føroysku viðurskifti og og mátan vit hava stýrt fongsulin í mjørkadali at tað at henda lógin fer at fara at broyta
praksisar ja tað
takk so er tað høgni hoydal gersoælfrú forkvina tað var eisini fyri at taka tað upp hjá stefan klein poulsen har hann rór framundir at at tey sum hava viðgjørt eta málið so seriøst á nakran hátt siga tað at at tey sum starvast í á restini fáa og tað føroyska fangavarina har a á nakran máta misbrúka tað eg fari himindaravís á at teir leiðarinr á restini hevur fleiri ferðir og og vit hava sletki lurtanum vala eftir tí víst á tey ónøktandi viðurskiftini fongsviðurskiftini í føroyum vit hava bara eina rest so at tað eru beint fvørtur ímóti tað sum minnilutin vísir á og ingilin ditisens strøm segði tað nú tað er tað sum vit skulu viðgera á tingi tað eru hvørjar lógarásetingar og heimilseta vit á og hvørja avleiðingr kunnu tær fáa fyri eitt sperkt system sum er so vánalig umstøður og og tey sum kennast t sum arbeiðia eisini vita tá tey hava tey v eitt endamál tað er at fáa nógv nógv betri umstøður og nógv betri umstøður fyri at útinna tað stóra arbeiðið tey gera

ja frú forkvina tað tað kann vera at eg ragdi eitt sindur við sínar av og tað er púra rætt at í føroyum hevur víst á at vit skulu hava nýtt fongsil tað er púra samd um og tað er tey pragtisku viðurskiftini men somu fólkini hava víst á at at hendan lógin fer at gera tað nógv nermmari hjá teimum t arbeiða og at tað verður at tað verður nemmari at stýra í teirrum skipanum og og tí tí tað havi eg tikið fyri góða vøru og eg loyvi mær ivast í at at praksis fer at broytast so nógv og eg segði ongantíð at at andstøðan ella mindlutbólkar beinanst hava sagt tað men men tað ljóðar sum at av tí at straffin er øktust nógv í danmark at tað nú fór at økjast nógv í føroyum tað var tað sum tað ljóðaði
sum fyri mær takk fyrú forkvina takk fyri tann næsti at røða verður helgi
jabramsen ger sovælfrú forkvinna øeg haldi at tá tað kemur tleitt uppskot her so er ein rættiliga breið semja um at vit hava brúk fyri at fáa nýtt fongsul í føroyum vit hava bara eitt á resthús tað er ikki bygt til endamálið og vit eru eisini í støðu at vit ofta skulu flyta fangar av landinum og flyta fangar av landinum í føroyum tú skalt ho bora flúgva sum fullur áv ferðafólki við hein persóni sum summ kanska kriminellur altso tað er tað er ein avbjóðing eisini so tað eru nøkur ting her sum sum sum tala fyri og tí er eit broyð politiskt semja um at vit eiga at fáa it nýtt fongsul og tað var edvun joensen fólkatingsmaður sum summ fekkavtalu við ídanska justismusner í samband viðeinum fíggjarlóg á fólkatingi at mann setti einar komma fimm milliónir av til at kanna fongsulsviðurskiftini í føroyum og tað er so gjørt og tað er so grundarlag fyri nógvum havsun her sum vit tosa um í dag tað sum mann kann siga at justismusr eri so ikki hevur fylgt so væl upp uppá ta er tað er játtanina víðari í hesin her og tað er onkurt víst á at pengar er ikki játtaðir nóg nógvir til hetta her men vit kenna tað frá nógvum íløgum eisini í føroyum at fyrsta ári so verða kanska ikki nógvir pengar játtaðir tú tú skalt kanska finna útav nøkur tingum hvar skal tað vera og og so framvegis men tá vit tú fingið ferð á so so veksur játtanini so eg trúgvi upp á at at tey komandi árini so skal tað nokk ikki vera ein trupulleiki at fáa pengarnir játtaðar tá ið mann hevur kannað og funnið út av at støðan er sum er at hon ikki er nøktandi so er onkurt víst á t í sambandi við fótleinkir ati so verðir víst a veðri í føroyum og eg haldi at har hevur mann tikið út vig eitt støði í í í mjørkadali altso tað er dagar hvar tú ikki kanst koyra har og vindur og og og og oghálkasára eg veit ikki hvar hvar vr orsøkin er men í øllum førum fót leinki er nakað sum eg haldi eisini broyð politisk semjur um í føroyum er nakað sum vit áttu at innført men sum eg skilji tað út frá hoyringum vit høvdu í nevndini so so eri justismins ter í grúviliga akan man siga tað er i ikki sager nokk so fýrakant í so máta at at skalt tú fáa eina sovorða lógarbroyting inn so vilja tað gjarna hava eitt uppskot fer til hoyringar einaferð afturat við fótleinkjum innius framvegis hog og upp á tann mátan so kann tað kanska er nakað talað fyri at mann heldur kundi roynt at fingið tað í einum øðrum uppskot sum mann legði it nýtt uppskot fram fyri at innføra thótleinki soleiðsnar at at mann kann fáa tað fullfíggja øh so eg haldi ati tað er stuttum at manneg kann leggja afturat tí sum eg sagt um hetta málið eg haldi ati at her er nøkur ting sum nógv ting sum gera tingini betri vit hava tað eru nógv regulering sum ikki eru lóggávu og eg haldi tað er rætta at vit fáa ta yvir lóggávu tí taki undir við at vit gera het her uppskotið men sum fleiri ha vísta á tað er okkurt ting sum skal koma afturat og eg haldi at vit eiga at koyra tað í einum
einum øðrum uppskoti takk fyri takk fyri so er at
viðmerking frá høgna hoydal ger sovælja frú forkvinna eg rokni við helgi abrabsen veit líka væl sum eg at visti hnn tosar um aftur eitt nýtst uppskot tað er ein øgiliga øgiliga long og tungprosess øh og tað er ikki nakað for gjørt tí at løgtingið samtykkir sítt egna ríkislógartilmæli vistuvit halda okum eftfr henda karmin tað av eitt fordømir um also tavil siga at løgtingið kangott samtykkja jú vit kunnu bota brúka follakið súso hevu løgtingið gjørt sítt og so fær tað víðari í skipanina so tað her hvussu bøytt stórliga umum tíðina um so var hog so fari at pyrja helga abramsen altso um hann er samd við mær í tí at at at at vit at vit eisini forsøma okkara ábyrgd her tí at ábyrgdinliggur onkra aðrastaðni men var tað ein annar stovnu sum vit vardu av sum løgtingsfólk og landsstýrið sum hevði so vánaligar umstøður har rættartrygdin og og kammansið tann ójavnin sum erðu framdur í millum fólk var so stórur so eg ivist ongar løtu í tað tað tað málið hevði fingið nógv nógv meira merksemi oghevði verið nógv skjótari a
at helvti arbeiði samdur við mær tí
elgiabramsengersuvæfrú forkvina eg haldi at ta ikki at tað er so fýrakant a tá ið mann hyggur eftir uppskotnum kom fyrá tingi so er eingin loyna at ríkislógartilmæli tá fært tú tjúkkar mappur við við við við skjølum tí at ofta er tað øgiliga kompliseraðar lóggávur kanska kanska tí føroyingar hava tikið yvirtikið tað sum e lættast yvirtaka tað veit ikki ella lættast at fyrisita so eg haldi ikki tað er bara ein spurningur um um hvussu nær tit við okkum sjónum tað er eisini spurningur in hvussu umfatandi tð er og so tí tí eg veit ikki meg eri samdur við høgna hoydal í tíð men men eg eri púra við upp á tað at visu vit kunnu fáa nøkur ting inn við eini skjótari prosess við at samtykkja løgtinginum fyrst ja men so lat hokkn so gera tað altso eg eg haldi bara at at tað virkar sum tað hevur breið semju um at hetta nakað vit skulu innføra og og og vit skulu bara
báta við sum skjótast takk fyri takk fyri tann næsta røða verður hervør pálsdóttir
ger so væl takk fyri frá fólkum náddi eg ikki at siga alt tað sum eg vildi siga í mínari viðmerking hvussu at fekkla poulsen sum mátti taka orðið aftur eg vil hvussu er avsanna ella eg vil ikki hava tað sannandi á mær at at eg ella ella minnilutin ikki halda ella ikki trúgva upp á at starvsfólkini upp í mjørkadali gera eitt nøktandi arbeiði ella fara at gera tað men eg haldi faktiskt at orðingarnar í hesum lógaruppskotinum eru eitt sindur eg haldi helst har er nøktandi í mun til hvat vit vænta av starvsfólkunum eg haldi at tá ið vit áseta at starvsfólk í mjørkadali skulu disciplinerstraffa fangarnir so meta vit ikki at tey eru nóg góð til at taka avgerð um ella meta um nær ið fangar skulu disciplinerstraffast tað er rætt at tað stendur í paragraf áttaogtrýss at mann kann brúka ávaring bót ella strævselið sum disciplinarsraff men í paragraf sjeyogtrýss stendur ein innsatt skal av kriminalforksforságsomráðdømi eg kennist disciplinarsraff vet óótrúða seg av og so eru tað øgiliga nógvar ásendingar tá siga vit at áseta at tey skulu disciplinarsraffa so at starvsfólki í mjørkadali skulu brúka disciplinarsraff og so verður tað sagt hvat ið eg kann brúka sum disciplineraður fyri eg haldi at starvsfólki í mjørkadali sjálvi kunnu meta um og nær ið tað er neyðugt tað eru tey førfyri men eg haldi at soleiðis sum stefan klingpoulsen skilti ella skilti tað sum minnilutarnir hava sagt so bendir tað eisini eitt sindur aftur á tað sum vit eisini hava skrivað okkara álitið vit mugu taka kjak um hvat vit vilja við revsrættinum í føroyum vilja vit at mann skal kunna disciplinera fast við strævseli til dømis við isolatión vit vita at isolatión fer illa við fólki bara ein dagur isolatión fer illa við fólki er tað tað sum vit vilja við føroyska revnstrættinum at fangar kunnu fara í millum annað í strættsølu við sær tey drekkaalkohol skal mann isolatión av tí tað tað haldi vit eiga upp taka upp til diskussión og tí haldi eg sum vit eiga at taka eitt størri orðaskifti um hvat vit vilja við føroyska revnstrættinum og við føroyska fongsleikunsverkinum tí at eg haldi at tað er eeeg haldi ikki at tað er nóg gott at at ásetingarnar í paragraf sjeyogtrýss og áttaogtrýss eru sum
tá er takk fyri frá forkmaður takk fyri
viðmerking frá stefan klein poulsen ger so vælja men frá fólkum tað var gott at vit fingu hetta avklára at vit ikki eru so ósamd sum tað kundi ljóðast um eina løtu men vit taka eitt dømi um ein sum hevur roykt jammut so hevur hann brotið eina brotið grein áttaogtrýss og skal straffast men tað kann vera eina ávaring at fangavaksturðið verður skala tætta hatta gongur ikki og so er hann straffaður so er hann straffaður sambært grein áttaogtrýss og tað er har eg haldi at at fangavagnarnir í føroyum hava altso teir hava nokk so broytt grundarlag til at arbeiða undir sum teir meira ella minnis sleppa at stýra sjálvir og eg eri ikki ósamdur í at at at vit skulu diskutera seg tingini men eg havi og tey hvønn sum hava pálsøkuna eisini hevur álit á at fangavagnarnir ikki fara at misbrúka eftir her og tí duga ikki at síggja hví tað knappliga skal eksplodera í føroyum sum tað ger í danmark sum minnlutin
annars hevur víst á ókey
her hevur postdóttir gjørt so væl takk fyri ja tað er rætt at at eini disciplinararar kann vera ávaring men eg haldi helst at tað er neyðugt at vit her í løgtinginum siga hvussu starvsfólkini í mjørkadali sum gera eitt megnararbeiði og vit mást eisini hugsa um hvussu vánaliga arbeiðsfólk sum tey eisini hava hví vit skulu skulu siga hvussu tey skulu útføra sítt arbeiði eg haldi at tey eru før fyri at meta um nær ið disciplinarsavn skal brúkast so eg haldi at vit noyðast at áleggja teimum at strappa tær fangar takk fyri
tann næsti røða verður høgni hoydal
gersovælfrú forkvina hetta var bara faktisk ein viðmerking og tí ateg kann ikkta ræt til at gera tað men eg haldi hatta era eitt øgiliga áhugavert orðaskifti eg helti formaðuriní nevndini hevð eina øilia góða røðu øllu og um eot fari allar flokkar at havt tað og tað sum eg hefti meg við tað er tað er tað er komið nógvir nýggjir upplýsingar fram undir viðgerðini atnin nú her mann gjørt hetta her sonevnda semjuna um kriminalforsorgina og fongsluviðikiti í føroyum grønlandi komandi fýra árini sum slettik samsvara við tað sum mann kanska hevði vónað g í øðrum lagi umhan viðgjørt htta við fótleinkini og og tí fari at spyrja ella eg fari sjálvan tað upp og vónað ella kaska kanska formaðui nendin vi ger eina viðmerking hevði tað ikki verið skilagott tí tað kann altíð koma framaftur hetta er ikki nakað skund at koyrta aftur í nevnd sum mann fekk at vita hvør støðan var evar et orðaskifti vi helga abramsen um hetta sum minstamark hetta við fótleinkuni h so sigur mann tað sum hon man hava nýtt uppskot men tað ber væl til hjá okkum at gera broytingar í einum ríkislógartilmæli soleiðis at løgtingið sagt sína hugsan tað vil siga visti mann seti tað inn víð fótlinjuni so kann tað hvussu fara víðari í skipanina í danmark so tí fari bara a skjóta tað upp frú forkvinna at vit kunnu fáa tað aftur í nevnd sum mann vussu kan viðgera tann spurningin øh tí tað sær út til at tð e ein rættiliga stór semja um at tað sum eg nú er ikki nøktandi øhog hetta orðaskifti hevur verið øgiliga gevandi haldi eg fyri fyri at fyri at viðgera altso rættarpolitikk revsing og og at útinna revsing og alt að eta a ett øgiliga øgiliga týdningarmikið mál ogeg haldi so nógv skilagott sagt at tað átti at borið til at funnið eina semju um í hvussu er at fáa fótleinkina inn og og hvussu et fáa at vita hvat tað er tað nú sum eg samtykt víjandi fostviðurskiftime so eg lesi tað rætt so eru tað fýra milliónir til føroya á leið um árið tað ann vera ein bati til sumt men tað er so ikki nakað nýtt fongsul í í eysjóvandi tey komandi fýra
árini ja tað er her við notera at ella skrásett at tingmaðurin ynskir at fáa til atgongudreist í mannari løtu um málisk afturnevn tá
næsti a røða verður argsæja takk frú forkvinna eg skal ikki leingja soer ógvu orðaskifti men eg haldi sjálvorðaskinat hetta orðaskifti í dag hevur verið gott og gevandi men sjálvandi er tað kaman siga ymiskir fróntar spentur upp eisini men tað stuttaat langa er at ja eg eri líka skuffaður sum tinglimir eru um hesa her fleiriárs avtalan sum er gjørd og hatta er ikki tað sum kannmann siga vit høvdu fingið væntanir um og sovíðari men eg síggi tað sum um hasir pengarnir har hatta er absolutt yvirhøvur ikki nakað við nakað nýtt fongsul ei heldur betringar av verandi umstøðum hatta er so mikið lítlar upp aftur at hatta er heldur ikki tað sum fyriligur í frágreiðingini um at betra verandi fongsulsviðurskifti og tað ger meg kanska meira vónríkan enn vist tað vóru so mikið av pengum á at tað var til betringar á verandi fongsumstøðum tí so staðfestir mann tað at vit skuldu hvørki gera betringar av verandi fongsumstøðum ella byggja nýtt ergu so er ein møguleiki opin fyri at vit kunnu fara inn í eina forhandling um at byggja nýtt fongsul tí vit hava gjørtstagiliga vart við at vit hava ikki nøktandi umstøður tær verða ikki nøktandi í verandi staðseting tí hava vit sett ynski fram um at ein nýtt fongsul og ein nýggjari staðfesting nei staðseting verður bygt í føroyum til tey sum skulu avsonna sín straff onkursvegna í einum fongsli í føroyum eisini fyri at tey kunnu sita longri enn hetta her hálva annað árið í føroyum og ikki fáa ein eyka straffi at varð flutt av landinum vit vita t vit hava nærsambond í føroyum nærfamiljusambond og so víðari so eg haldi at vit øll framhaldandi skulu brúka orkuna upp á at berjast fyri at fáa ein nýtt fongsul bygt í føroyum skjótast til ber og tað skal eg ella mín partur skal so ikki liggja eftir tá tað kemur rt t elekstronsku fótleinkina so er tað soleiðis a hetta at málið bleiv viðgjørt beinanvegin og eg spurdi hví er hetta ikki við hvat er problemið og so begint at snakka um at tað er tekniskar avbjóðingar at tað røkkur ikki allastaðnis í føroyum sum siga jú í føroyum hava vit betri dekning enn á bølandinum í danmark so tað er ikki ein undanførsla og tí sigur tað at vit eru vit vit hava ein av heimsins bestu dekningum tá tað kemur til kóvreyti sum túð eitur tá mann tosar við hesum kategoriuni tá tað kemur til at dekka t man siga lendi kring oyggjarnar sjálvt um vit er eitt fjallaland so vtvit eru heimsmeistarar eisini tá að kemur til tað so tað er so eingin undanførsla tí havi eg biðið um at tað verður arbeitt víðari við at seta skipanin í verk ein onnur avbjóðing sum sikst vera er hvør skal so yvirvakja ta og har er ein yvirvaskingarskipan sjálvandi í danmark í krimunalforsínim í danmark og tað kunnu tey saktans umsita tí tað sum hetta snýr seg um er beinleiðis eftirlit er tað nakar sum er har sum hann ikki skal verða til ta skeivu tíðina tað er skipanin við fótleinkisum skal tryggja tað so eg dugi ikki at síggja tær stóru avbjóðingarnar at fáa hetta set í verk men eg havi fingið at vita at tað skal arbeiðast ígjøgnum og um so verður at tað verður greitt ímillumføroysku myndugleikarnr donsku myndugleikarnar so skal eg koma niðan við einum nýggjum lógaruppskoti har fótleinkjan er við sum ein broyting til tað sum nú verður samtykt so eg vil bara heita á tinglimir um at samtykkja hettauppskotið tí hatta er við til at tryggja ella betra um rættartrygdina í føroyum higartil hevur tað verið ásett í ymiskum reglugerðum og siðvenjum og so víðari nú verður tað staðsett í lóg soleiðis at hesi sum onkursvegna eru komin skeivt fyri í samfelagnum og hava fingið sín straff at tey ið lóg kann mann siga fáa tryggjaði nøkur rættindur sum tey sambært lóg ikki hava í dag og tað haldi eger ein styrki fyri rættartrygdina fyri tey sum onkursvegnah fór brotið seg inná
galdandi reglur takk frú forkvinna ja eg skal líka gera vart við at í áðni so hvørvu tey sum høvdu teknað seg til viðmerkingar so um onkur ikki hevur givið tí gætur at nøvnini dugdu av so eru tey vælkomin at tekna seg nú tað eru tríggjar viðmerkingar
hvørgin garð tann fyrsta er frá høgnum hoydalgerði vælja forfólkini røddvervarin fegin tær sítt løgmaður og segði um at sjálvandi kunnu vit eisini við okkara tøkniliga infrakervið altso telið infrakervið umsita og hava fótalan kyrr ella ta skipanina men so sigur hann tað sum at umseta í danmark men onkur segði so kann mann ikki fáa posta at umsita at tað burtur bóði væl tikið men burturkjarnar til løgmannin vit verða neyvan samdur og vit halda vit at byggja nýtt fongsul og taka yvir náttøkist tað haldi eg at tað vil hendan samgongan ikki men bara tey við fótallangini eg set upp og fór tað aftur í nevnd sum vit samtykkja nú og gera tað ískoðisálit har vit bæði vísa ov nógv við at mann ikki hevur sær pengar at altíð fongsul og at mann setir fótallangini inn so gongur tað nógv skjótari at fáa tað avgreidd í staðin fyri at man mann skal bíða eftir at danska løgmálaráðið skal gera eitt nýtt uppskot tað veit løgmaður tekur øgilanga tíð so og tað ber til kann løgmaður vátta tað við sløgtingi samtykist tað at seta tað inn í lógina nú so hevur løgtingi sagt sína hugsan og givið tað víðari

løgmaður ger sovælja takk frú forkvinna hetta her alt ella einki politikkurin hann eri ikki ordiliga við upp á tí eg trúgvi meira upp á at tað at mann samskiftir jaliga og at mann hevur ein góðan diolog at so finnur mann eisini loysnirnar og her er eitt arbeiði í gongd og at far at koyra hetta málið í nevnd aftur tí man ikki fær fótleingina við nú og so kanska fór væntaðr at kanska verðurliat í hesi tingsetuni kanska ikki tí tað er eitt fyrireikingararbeiði roynt tekniskka til visti tú skalt víðka eina skipan og vit skulu ska umsetast í føroyum eisini til høgna hoydal viðmerkjara gjøgnum forkvinnuna so trúgvi so kemur taðat taka langa tíð at fáa ta skipanina upp at koyra nú hugsi eg um at fáa eina skipan altso bakkaend og alt tað í ordan áðrenn tú kanst yvirvakja tað men sjálvandi trúgvi a ta hevui verið munandi skjótari at gjørta í tí verandi skipanini sum hevur e forservain dekning alla tíðina har teir sita g yvirvatkja hesar her ganga í fótleinkjun runt um í í danmark tað kundi verið ein skjótloyst men at vit klára at inan fyr í hálvt ár tað loyvir mær ivast í tí mæli eg staðiliga til at mann samtykkir verandi
uppskot til lógarbroytingar
hervur postóttir ger sovæleg haldi tað er at fáa fótleinkin inn er at velja alt ella einki so vil samgongan einki og tjóðveldi alt øh men eg hugsi at spyrja at løgmann eg skilja at læna hann eisini er skuffaður av úrslitunum av fleiriársavtaluni hvat ið løgmaður fer at gera fyri at ella hvusu hanælar at leggja trýst á donsku stjórnina at taka sína ábyrgd av hesum málsøkinum og koma við einari loysn upp á at fáa eitt nýtt
til í føroyum
løgmaður ger sovælja øh takk fyri forkvinna tað er soleiðis at tá tað kemur til fótleinkis t vi gera tað liðugt so er tað so nakrar skipanir skulu fáast upp at koyra fáast a samskipast og so víðari so tað er ikki nakað mann gevur en í fingraknipsi so tí erta eg sigu tað lat okkum taka tað tað arbeiðið umboðnin er farin avstað um at fáa tað gjørt eisini so vónandi ber tað til at gera eittilógaruppskot í vár aftur um ikki so fyrst í næstkomandi tingsetu tá tað kemur til fongsul so havi eg eisini teimum høvuni havi havt gjørt vart við at vit ynskja nýtt fongsul í føroyum og tað ætlir mær framhaldandi at stríðast fyri og eg veit eisini atfólkatingslimirnir hava eisini havt samskifti við danska júsystministarin og nú er hendan frágreiðingin kominð eg haldi semjan kom út í gjárkvøldið so tað er so tað eg veit um hesa semjuna og eg havi ikki fingið stundir atsett meg nærri ella spurt nærri inn til hvat liggur í hesin og um eitt eventuelt fongsul liggur uttan fyri hesa
avtaluna tað er so tað sum eg fari at kanna í nærmastu framtíð takk fyri hálskanina
síðan er tað siri stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til løgmann eg haldi at nøkur av hasum tingunum kunnu vera púra samd um eg haldi tað er ikki í lagi at at mann drálar so á frá danskari síðu at einki er komið á nú tí tað er faktisk ikki brúki til nakað tað sum er nú so er taðtðhar við fótleigin sum verður nokk diskuterað eg haldi sjálvandi at málið hevði kunnað vælfarið aftur í nevnd visti tað ikki hendir so er er er eitt annað mann kann gera tí tað løgmaður sendir eina beinleiðis á heitan og sigur at tað skal fótleinki inn til dømis er løgmaðu sinnaa til at gera tað atso tað ber ikki til at tey fólkini í føroyum sum verða dømd skulu forhldsvíst fáa eini harðari dóm fyri fyri somu gerð tí at mann ikki fær sonur ting upp á pláss o taðtað er eisini rekt heta her við at tað eingin sum hevur so góðan drekning tá ið tað kemur til til hett r eg vet iki hat t eitur altí ta er mítt fartelefonir og á netið so sum akkurát her so eg skilji ikki ordiliga ta grundgevingina heldur frá frá danskari síðu so her er nakað sum má rættast upp upp á í stundini

ja so er tað løgmaður ger sovæl ja takk harra formaður h ja eg eri samdur við siristenberg at sjálvandi skal tað ikki verða soleiðisr at ein sum verður revsaður í føroyum skal hava ein eyka revsing tí at vit eru búsitani í føroyum og tað hevur mann í fleiri umførum bæði tað vist mann hevur straffa oman fyri hálvt annað ár so skal mann av landinum sita tað er ein øgiliga nógv harðari straffur enn at sita her heima og tá tað kemur til fótleingsskipanina so er tað avgjørt ein skipan sum kann mann siga gevur eitt frælsari lív til ein sum er dømdur tí tú kanst brúka fótleingina so tann skipanin skal eisini setast í verk og tað arbeiðið havi eg biðið um at fingið o framt eitt annað sum er áhugvert í hesum uppskotunum tað er tað tá i mann kallar um eina royndarskipan við útgongu har hevur tú eina serskipan fyri føroyar har tú fært ein nógv frælsari kanmannsiga lív við tað at tú kanst fremja ella verahava hesa royndarskipanar við útgongu soleiðis at tú faktiskt hevur ein rímiliga vanligt lív má somum at siga hóast tú ert undir skipaðum viðurskiftum og skipaðum eftirliti so tað er nakað gott eisini hesum uppskotinum sum gevur enn betri rættartrygd og størri frælsi til tey sum
onkursvegna eri dømd takk harra formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er enda ogvit fara at atkvøða í málinumja ja orsaka ja tað tað var ætlanin at atvøða um tað fyrst um at koyra á málið tað er biðið um at málið verður beint aftur í nevnd tað er tað fyrsta vit atkvøða um ja og vit atkvøða nú um hetta málið skal beinanst aftur í nevnd ella ikkija vit eru liðug at atkvøða og tað eru trettan atkvøður fyri at beinastað aftur ínevnd men seytjan ímóti so málið verður ikki beint aftur í nevnd so skulu vit so atkvøða í málinum og tað fara vit at gera nú her er einki broytingaruppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt framja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sekstan atkvøðum fyri fjúrtan ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð so koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmál nummar tretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin veiðuloyvi brúkskilda leingja gildistíðina á rættindum flyta ófiskaðar kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir einogtjúgu tveyogtjúgu og oyrarviðurskifti í føroyskum dakspattinum hvør biður um orðið ja fyrst er tað bjarni hammer formaður í vinnunøvnbjarn
takk fyri harra takk fyr harra formaður sum sagt so er tað fiskivinnulógarbroytingar hjá landstýrismannogfiskivinnmálunum sum aftur eru komnar á tingi og landsstýrismaðurin fiskimálin jákuvestergaard hev latið málið tann fjórða novembur ít veytúsund og einogtjúgu fyrstu viðgerðin var annan var áttana novembur síðani endag dag í vinnunevndini nevndin hevur havt fund tretivunda novembur setta og sjeynda desembur nevndin hevin verð fund við fisfiskivinnuráðið føroya fiskimannafelag føroya reiðara følag froya nóttarfelag føroya línufelag fór at gadna skip og landsstýrismann í fiskivinnumálum og viðgerðin og nevndin hevur sum oftani áður bukki í ein minniluta á meiriluta meirilutin eri eg sjálvur bjørt samelsen hennrik old og bjarni kárason petersen koma við hesum viðmerkinum landsstýrismaðurin skrivar at endamálið við uppskotinum er at broyta og tillaga sjálfeingislógina soleiðis at skipanir sum fáa virknað fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu eru gjøgnumskyndar og greiðar at umsita tað er undraðavert at landsstýrismaðurin hætta sær at brúka tílíka orðing tá hugsað verður um at sjálfeingislógin ongantíð hevur verið meiri fløkt enn nú fáur visti hvat er atkøddi fyrri tá sjálfeingislógin bleiv skundað ígjøgnum á jólum tvey túsund og nítjan lógini síðani broytt óteljandi ferðir ofta tilvildarliga og snikka til onkran ávísan sum landsstýrismaðurin vil tekkjast tað er blivið nærum ógjørligt hjá borgarum at skilja sjálvfeingislógina hugsanarligu ætlanin og rættvísi er ilt at fáa eyga á teir smáu skulu stríðast og knokkroytast meðan teir stóru og vælbjørgað bjargaði fáa enn betur sømdir eitt dømi er uppleggið hjá landsstýrismanninum viðvkyna viðvíkjandi brúkskildini har skal brúkskildað vera strong hjá teimum sum hava stravast og stríðst við botnfiski á heimasjógvu seinastu øldina hjá teimum sterkastu skal brúksskildan ikki verða galdandi og tað er uttan grundgeving frá landstýrsmanninum samgonguumboðin í vinnunevndini skrivaði í sínum áliti á løgtingsmál nummar hundrað tvey túsund og tjúgu tann sjeyogtjúgunda apríl tvey túsund og einogtjúgu als í ár at vinnuroyndir teir skrivaði soleiðis harra formaður tíðaravmarkingin fyri hesar vinnuligu verkætlanir er upp til fimm ár at fáa prógvað at tær eru vinnuligar burðardyggar um tað vísir seg at ætlanin ikki ber seg so fella a givnirættindi aftur til landið

tí tað er ikki í lagi at landsstýrismaðurin longu fáar mánaðir eftir og sjálvt um samgongan í sínum áliti seksogtjúgunda apríl staðfesti at royndartíðin fyri vinnuligar royndir og verkætlanina er upp til fimm ár nú kemur landsstýrismaðurin longu aftur í løgtingi og biður um heimild at latið hesa kvotur áðrenn fyrsta árið av royndartíðini er lið so er spurningurin hvat er tað sum fer landsstýrismaðurin at skunda undir hesum tað er ilt at siga men tað er eingin ivi at tað er so ikki gott lógarsmíð

tí hon er tar fyrireika og ikki at geva landsstýrismanni heimildina at leggja kvotur til vinnuligar verkætlanir um fyrr enn royndartíðin l er lokin ella øllum førum er nakað væl meira lokin enn hesir fáir mánaðirnir sum er komni fyri landsstýrismaðurin eigur at arbeiða betur við hesum málnum áðrenn tílíka broytingar verða bornar niðan aftur í tingi skal líka leggja afturat at landsstýrismaðuin hevur verið og tikið í síni flokslimur ið hagatóppum á onkrum av teimum og hevur gjørt onkra broyting síðan nevndin var samd um hasa orðingina eg skal komið aftur ú tama eina løtu tað er ein tað er ein afturvendandi trupulleiki at landsstýrismaðurin liggur á og drálaður í málum og ikki lurtað eftir teimum sum dagliga virka í fiskivinnuni á sjógvi og á landi nevndin er fingið upplýst at tað er ikki lætt at fáa fundurlag við landsstýrismanninum ella fiskimálaráðið fiskimálaráðið tað hevur avleiðingar fyri fiskivinnuna føskasta dømi er drálið hjá landsstýrismanninum við vinnuligum royndum og líknandi kvoturnar hava nú hópað seg upp áðr om ár og eru blivnar til fast jólatrøll hjá landsstýrismanninum sum á hvørjum ári biður um at fáa flutt somu kvotur umaftur og umaftur yvir um ár harra formaður tann fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu er ein lagnur dagur hjá fiskivinnu í føroyum tá blíva fleiri stórar broytingar settar í verk veiðuloyvini skulu aftur á stálið sum er til stóran ampa hjá flestøllum reiðaríum kærkomnur menningarkvoturnar sum serliga virkir á landi hava nýtt ágóðan av og sum hava verið til at ment føroyskar fiskavørur tær fella burtur tí fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu skulu kvoturnar verða lagdar á ávu skip ella endaliga avhendast dárágerðirnar er nógvar og trupult vyri at bjarga øllum tí sum er farið ígjøgnum seinastu tvey

hjá landsstýrismanninum ella hjá landsstýrinum við fiskivinnuni hevur frá fyrsta degi verið at privatisera alla fiskivinnuna landsstýrismaðurin hevur ferð eftir ferð staðfest at fiskatilfeingið hjá øllum føroyingum liggur best í hondunum á teimum fáu vinnuni tí vinnan veit best og politiska skipanin skal ikki blanda seg í nakað sum helst vinnan kann síðani sjálv keypa og selja føroyska fiskatilfeingið sínámillum í føroyum av landinum ella sum teimum lystir ímeðan løgtingið stendur á síðulinnjuni og kann einans eygleiða tí heimildirnar eru allar fluttar út il landsstýrið tað er er longu ein staðfesting at løgtingið er hektað av løgtingið hevur mist tamarhaldið á fiskatilfeinginum hjá øllum føroyingum tjóðin bløðir spakuligani út so hvørt landsstýrismaðurin við sínum óteljandi heimildum deilir fólksins ogn út eftir egnum deilir út eftir egnum førimum meirilutin er síni heild ósamdur við fiskivinnupolitikkin hjá samgonguni og mælir staðiliga frá at geva landsstýrismannin enn fleiri heimildir og flyta fiskivinnulóggávuna longur burtur frá frá løgtinginum og so gera lógina enn meiri skeiklaða og gjøgnumskjúktað enn hon longu er í dag meirilutin tekur ikki undir málinum og melur løgtinginum frá at samtykkja uppskoti
jhar formaðurha eg má líka leggja tað afturaer for nógv prát í tingsalinum bjarni hammer hevur orðið takk yrhara formaður takk fyri mann kann siga hjálpina í teirra roynd at at ávirka samgongulimir og ikki at skilja veruleikan tí sum hendir í fiskivinulóggávuni í dag men eg má líka leggja afturat øh sum eg nevndi sum eg nevndi í áðni so varð nevndin samd um altso øll nevndin var samd um at okur vildi ynskja ikki at geva landsstýrismann hesa heimildirnar at taka flyta hesar royndirnar ella geva tær vinnuligu royndirnar sum vórðu vna royndartípar up til fimm ár beinanvegin uttan iva verða tær eina ferð til egnar árskvøldur men tað sum hendir sum oftani er hent fyrr eg sæ nemliga úti í køkini har kemur landsstýrismaðurin tekur í í herðatoppin á toppskorarunum hjá fólkaflokkinum toppskorarunum tann sum eittannastað hevur ikki mest regi eftir tað vísir deki tekur nakkan honum og í elevaturin upp á triðjahædd til umsitingina og sigur at koma her okur kmuna broyta nakað okur munna broyta nakað sum eg havi lovað tí okur kunna gott heimildirnar nakrar heimildir sum er til ítøkiligt skipakeyp tað kunnu i blaita standa eina løtu men ískoytiskvoturnar hor nú ískoytiskvoturnar at stuðla undir verandi kvotogrundarlag í uppsjórarskipum tað má má eg fáa heimild at gera til egnar árskvøtir altso gera tær privatisprivatiserað tær beinanvegin so spyrji eg hví jú tí teir teir hava nú verðið fyrsta januar verða loyvini veiðløn løgd at stálið vist teir ikki fáa tær nú so sleppa teir ikki at selja tær altso egnar altso ískrotiskvotur at styrkja undir verandi grundarlag til hetta skipið fantastiskta viðkomandi tey hava fingið tað tað fer at styrkja teirra skip men nú skal nú veð landsstýrismaðurin sigur hann beinanvegin nú at nakar fáar mánaðir tykur skula fáa loyvi at eiga tær so at tit kunna selja tær síðna millum so kanska eitt skip fiska tær men hví ið himmal skal navnið taka tykur so veiðulívi at leggja tað á stálið altso tykur siga at veiðulívi skal á stáli fínt nógv í tíð ískoytiskvotur at styrkjiin íverandi grundarlag tað má fáa aðrar samdir tí at tað skal ikki vera á ávísum skipi tað skal seljast beinanvegin fyrsta januar onkur skal samla tað upp tað er eisini í lagi men hví sigur mann ikki sum tað er at mann hevur gjørt eina avtalu tær skulu gerast privatar beinanvegin ikki innan royndartíðini sum jagun mikkesen beinir johannesen og restin av nevndini segði at ið fer í sjeyogtjúgunda apríl segði tær veitst hvat tær skula fáa tey tey skulu fáa kjans at vísa sítt virði í fiskivinni og eg trúgvi tað fara øll asa har at gera eisini tí eta altso tað er sjokkerandi og eitt skal líka leggja afturat tað er trýss milliónir árliga við teimum prísunum sum er í dag sum snakka um alt gott um tað men tetta er óalmindiligur eg veit ikki man kan siga kann mann siga vinmilligur fistivinarpolitikkur hatta er ikki í lagi tað er ikki í lagi at mann ger hesi tingini tað ber ikki til tað ber simpult henni ikki til og onkur her noyðist at vakna og siga at tað lítla sinduri sum etir lata fáa ein kjans at virka og kans serki ósamd slett ikki lat tað fáa ein kjans at virka takk fyhara formaður
bjørt samelsen eina viðmerking takk fyri ja øeg haldi at bjarni hammer vísti tað rættiliga væl hetta her við at mann kemur í einum fiskivinulógáva sum er rættiliga nýggj hon er ikki tvey ára gomul enn eg haldi at eftir áttandi ferð landsstýrismaðurin kemur í tingi við broytingum og hvørja ferð hava tað verið rætiliga nógvar broytingar og fleiri ferðir øgiliga prinsipiellar broytingar mann gjørdi nógv burturúr tá ð fiskivinnulóggávan koma ag mann skuldi hava ein part av tilfeingini soleiðs at mann kundi gera nýggjar royndir og verkætlanir og so skuldi mann royna at vísa at mann kanska kundi fáa nakað innovativt í gongd har og kravið var at mann vísti at mann hetta var burðardygt tað skuldi mann hava fimm ár til men nei nú kemir mann og nú skal landsstýrsmaðurin ein heimil til at gera tað til varandi kvotur bara beinanveg í aftr at spyrja bjarna hammer í hesum fløkini ísum fløki stampinum hjá samgonguni át einari fiskivinnulóggávu kann tað hugsast at landsstýrismaðurin heldur at væl er í hondum og tað er tí hann vil skunda sær at gera hetta tilvarandi kvotur soleiðis at at hann kann hava givið hetta út

so er ta bjarnihammrj takk fyri harra formaður mann hoyrir annars so nógvar kreativar loysnir hvussu samgongan skal halda áfram tað finna tey útav ta vinna tey um men tað virkar um sum tað eru eittlannaðstað eitt sindur av panikki í hesum førum landsstýrismanninum at hann má fáa her avgreidd hesi her tingini tí tað eru sjávandi fleiri skip og fleiri nógv fólk sum rundan um sum vilja fáa ágávuna av hesum her sum hava ágáðan av tí y lat tey hava ágávuna av tí men tað bvsi at fáa heimild beinanvegin at selja tag sínan millum longu frá fyrsta januar men tað virkar sum tað er eitastað panikkur í í landstýrismonnum at fáa avgreidd hesi tingini nú at fáa tey síðstu flísurnar burtur frá fiskimálaráðnum sum skjótast og tað er kanska í tí sama sambandi ein lítil áhei til til løgtingsformannin hann má skunda undir at fáa hendan her kanningarstjóran settan tað ber til a
til takk fyri at formað
so er tað jákop mikkelsen gersu væl harra formaður hesar góðu veljarakanningarnar hjá javnaðarflokkinum hesa seinastu tíðina tar er óivað orsøkin til at bjarni hammer talar við so stórum sjálvsálit sum hann ger tí tað kann ikki vera søgan hjá javnaðarflokkinum tey seinastu fýra árini tá ið javnaðarflokkurin dag út og dag inn í fýra ár rann aftan á tjóðveldsflokkinum í fiskivinnumálum til stóran skaða fyri allan føroyska fiskivinnupolitikk eg má siga akkurát sum ær at alt tað sum hevur við hesar kvotuna vit diskutera í dag havi eg ynskt tær piparigrør tí tað er ikki í ordan men eg taki fult undir við at mann fær tikið allar hesar kvodurnar eisini tær sum hevu nú liggja eftir og gjørt tær um tilvarandi loyvir soleiðis at tað far úr tí politisku skipanini so politikarar ikki blívin við at skula deila ær út í áravís og at teir sum nú einaferð eru útvaldir fara at liva í einari við sær ótryggheit hvat sker vilsu javnaðarflokkurin og tjóðveldið

bjarnihammer takk fyri harra formaður jakum mikkelsen hevur altíð verið púra greiður í hann vildi einki hava við hann vil hava at fiskatalfeingið sum allir føroyingar eiga skal burtur frá løgtinginum og skal onkur annars kað stýra tí tað skal hann eiga til góðar men tað sum eitt annastað fekk megeitt sindur e veit ekum han kalla upp á øsland tað var tað okur hevði eina avtalu í í í vinnunevndini sum jakum mikkelsen var við upp á at hesaher royndirnar skuldu vísa sítt virði tað var tað og ver samdur um men so verður toppskórarin serliga dragin upp eftir eftir í nakkahárinum upp á loftið og so er tað broytt nakrar fáar ikki tímar ikki ein tíma nakrar fáar m áðrenn álitið skal legjast fram tað haldi eg ikki er í lagi slætt yvirhøvur ikki og tað er tað hendan broytingin sum kemur inn nakar fáar minuttir landsstýrismannin kemur kemur norður finna út av hesum her at at okur at øll nevndin endiliga samd íð nøkrum sum ikki hevur tann stóra ávirkan na sum so men okur samda um nøkur ting nakar heimildir endiliga skilja bíða eitt sindur tað er ikki í lagi mann ger tað teykur vóru samd um tað tað og serliga tað at at at løgtingsfólk verða drigin uppaturáð so stutt beint upp undir har sum álini skleiddast inn og okur vóru púrasamd
baigt í hasum broytingunum takk fyri formaður ja takk síðani eru tað beiniri og
johanusen sum fær orðið hjá sávnum ja takk fyri mær eg skal lesa álit júst minnilutin jóhanudal berni hannesen og jákup mikkelsen eru samdir við meirilóginum um at brúkskyldan verður tikin burtur úr lógaruppskotinum og viðgjørd nærri í tess tveyogtjúgu og heitir samstundis á landsstýrismanninum at lata vinnuna vera við í tilgonguni eisini verður oðringin í greið níggjuogfjøruti stykki fýra triðja punkt í uppskotinum sum viðvíkur heimi til landsstýrismanna hjá loyvini hjá júst givnu vinnuligu verkætlanina til varandi rættindini broytt víst verður her eisini tig viðmerkingarnar hjá vinnulótaganum í løgsmáli vár hundrað túsund og tjúgu um júst hesi rættindi og hvussu umráðandi tað er at tey kunnu prógva sína borðardygd og síðan í einum tíðarskei upp til fimm ár sum er grundarlag fyri fyrggjarliga borðardygnum raksmi tá kunnu leggjast um til varðani rættindi tó er grein níggjuogfjøruti stykki tvey undan ð hesum so tað tillutarkvota kann verða løgd um til egna orkvøtur áðrenn til sagnarartíðarskeið er runnið og síðani leggja vit tað har vit seta tríggjar broytingar í tað kunnu fólk so lesa í fornirgrupsskotinum men tað kemur til tá tað kemur til brúksskiltina so er tað so sær at eg haldi at øll umboðini sum vóru inni í viðnevndini og annars hava útavast um eftir tey ikki tóku undir við tí sum var fyri lá og tískil var viðnevndur samd um tað at tað átti at verið siggað burtur sjálvur haldi eg at mann eigur at finna eina praktiska loysn upp á hendan trupulleikan og eisini hoyra at vinna í tí tilgonguni sjálvum var ikki gott at summi loyvir kanska ikki eru aktiv og tey ikki verða gagnnýtt men men summi verðurlíkir mugu betrast og stá tað kemur til hitbroytingaruppskotið so er tað so taka vit tað at siga vit tað at í mun til uppskotið sjálvt so lata vit ikki landsman heimi til at leggja alt um tí verandi til varandi loyvir men tó so tað sum eitur kodu til at stykta um við grundarlagið tað lata vit og orsøkin er tann at í uppskotinum so verður tað nevnt tað at mann skal prógva sína burðardygd og so framvegis men herboðin so er tað jú talan um verandi kanska fólk sum hava verið virka vinnu nøkur ár og tí skeldur mann ikki tað at mann kanska skal upp til fimm ár bíða eftir tí so tað er orsøkin til tað og eg haldi ikki at so er ræða nógv at leggja afturat við tí sum vit hava broytt her beint og viðmæloys løgtingin til at samtíð hjá uppskoti og eisini broytingar takk fyri
argávu ja takk so er tað bjarn
bjanihammersum fær eina viðmerkingtakk fyriharra formaður tað passar sum beini ohannesen segði at bara ta stuttu tíðina sum okur viðgjørdu málið komu tað ymiskymisk uppskot frá teimum komu inn í nevndina hvat mann kundi gjørt við brúkskildina hvussu man kundi fungið hana at virka á øllum førum eina ferð og tað haldi eg eingin ivi um tað haldi heldur øll nevndin er skilagott men tað men har mundu so partarnir øllu førum semjast um eitt annað líkamikið men mín spurningur til til beini jo hannesen hann er hann er soljóðandi er er altso hvat er tað hvat er tað sum gera hví skulu g nøkur sum eitlanasta hava fingið nakrar kvotur nøkur nakrar fáar minuttir um áliti skuldu legjast fram og hara verið samd í einar verð ein tvær vikur hví skulu nøkur prógva sítt virði yvir fer at vera burðardygg og so víðari meðan nøkur iki skulu altso hvat su eg meini so við tað hendi øgiliga stutt árin ogat tað er ikki nakað sum okur funnið upp í nevndina okur snakkaðu um tað jøgnum langa tíð a o bæði tinginum og uppiá hvat er tað sum gera nøkur skula prógva síttverðið og nøkur ikki

ijansentakk fyri gtað kemur til hald tað kom øðliga væl fram í vinnunevndin tá tað kemur tyljúst hetta her við brúksskildini at uftan í summum førum so er tað kanska aktørarnir tey sum hava á rættindi tey eru teir eru fyri sovíðt ósekir í at teir ikki gagnnýta tey og tí skil lýsir mann eftirlýsir mann eina loysn sum eg kanska meirja praktiskt fyri at siga að stutt so tað tað burdi mann funnið og vónandi finn mann tað innan næsta árið og sum sagt so kann bara endtaka tað sum eg segði so er tað tað at hetta her eru kanska verandi aktørar sum eru her og men landstýrsmaðurin hevur eisini kann eisini siga upp til timmar at gera av um hann leggur tað um til varandilíyvi
takk fyri har fáar
ja so er tað høgni hoydal sum fær einar viðmerking ja hara formaður sum eg lesi minnilutaálitið so sigur mann knappliga at mann skal taka brúkskildina burtur aftur hjá øllum aftur já heimaflotanum sum stríðist dagliga stríð og so sigur mann at hetta er heima l at leggja um beinanvegin tað sum er givið í vinnuligum royndum verkætlanum tað skal mann ikki gera men grein níggjuogfjørui stykki tvey har skal hannkuna leggja ung til eginkvotu beinan vegin og tað er so tað sum eta ískoytikvoturnar hví er tað neyðugt sum eg síðsta so kann eg var vera ein eitt endamál tað er at tú tá kanst selja kvoturna víðari altso endamálið er bara tað at nakrar partir av flotanum nøkur sum hava fingið kunna kunna selja og hini kunnu ikki
ella hvat annað endamálið við tí beinir johannesen
í sum sagt so er tað so tosaður mann um hava vit eisini nevnt í álitinum at at mann skal kunna prógva sína borðoyrdignu sum eina ernstøðugt tað er orsøk til tað og vit meðna kanska ikki tað er neyðugt at mann tá tað kemur til hesa kvotuna at mann bíðar upp til fimm ár men tað ikki er neyðugt men tað er kanska nakað annað tí at talan er um nógvir aktørar sum hava verið vinnu í nógv nógvar tískil hatta vit tað móti til kanska aðrastaðni at mann tosar um tað er kanska nýggjur at mann brúkar ikki tíðarskeið til at meta um altíðarskeið sum tað er takk fyri okkum
ja takk fyri so er tað næstur vóru so fara høgni hoydal orðið
tað eru sjálvandi við tungum huga at eg enn einaferð viðgeri uppskotini sum koma frá jakob vestegaard øog eisini hetta sum nú kom bjørt samalsen nevndi tað og eg haldi at meirilutin nevndi í álitinum at síðani lógin um sjófeingið varð samtykt yvir hálsuherðar onkur segði a verða bragd tað var jú bara spola tíðina aftur um haldi eg lógini millumigan fiskiskap og at geva ein landsstýrsmanni heimill at gera sum hann vildi øh so er lógin broytt átta ferð ella átta broytingaruppskotið komin niðan men tatelja tig so tær einstøku broytingarnar í teimum átta lógaruppskotunum sum er komin niðan bara síðani at ta varð samtykt so havi eg talt meg fram til tað svara til eina broyting annan hvønn dag eina broyting annan hvønn dag og mær nýtist ikki harra formaður tað er í veruleikanum iki mín uppgáva v e kal hlst ikki eg fari helt ki at gera tað her eg fari atbara a biðja fólk um at royna at lurta eftir hvat hesir menninir søgdu í undanfarnu samgongu hvat tar ákærdu fyri heimin til landsstýrismann og lógarbroytingar og lógarsúsk og annað og eg má siga akkurát sum er at eg havi eg hevði ikki trúð at eg skuldi uppliva hóast eg hevði ávara ímóti til valið eg hevi iki trúð at eg skuldu uppliva slíkt ófatiligt lógarshus sum landsstýrismaðurin ber fram og í veruleikanum skilj helur ikkihví mann brúkar so nógv orð upp á tað tí veruleikanum eru allar broytingar sum gjørdar eru frá teirri fyrstu til hesa kundi eg akkrat ham verið orðað í einari grein og har stendur landsstýrismaðurin geri bara sum hann persónliga heldur vera best altso bítur út okkara felagstilfeingi sum okkara undanfólk hava skapt okkum ræði á serliga útróðrarflotun í føroyum og útróðrarstættin og fiskimannastættin tað er nú vorðin ein ja ein ogn sum onnur hava skapt sum ein landsstýrismaður tekur sær heimi til bara býta út til tey sum hann heldur gagna sær tað er tað sum er hent og hetta r lógaruppskotið sum væl greidt frá tað snúði so so knappliga um at avtaka tað brúksskyldu sum hóast alt varð ásett í lógini tavil si at tað stóð eftir frá lógini hjá undanfarnum samgongu men mamr sil at ava ina brúksskyldu hví skuldi mann hava tað ja endamálið vi brúksskyldini var jú bara eittans ella kanska tvinni tað var at tú ikki kann keypa og selja tú skalt brúka að tað tú skalt brúka t hesi her hesin rættinin tú hevur fingið til leiðu til láns skalt eg brúka sjálvir tað skal ikki vera ein søluvøra og í øðrum lagi sjálvandi at vit fáa gagnnýtt tey rættindini sum vit lata út á hvørjum ári sum átti at vrt gjørt sambært lógini sum nú verður gjørt sambært høvdinum á einum landstýrisfólki men endamáliðver sor at tka at burturtaka brúkkskyldina frá tí fiskinum sum í løtuni er tann dýrabarasti ella sum er mestur í virði nevnliga makrelið sildu og svartskjafti og hjá upsjóvarflortanum meðan øll tann tað sum vit vanliga sígja sum ta vanligu fiskivinnuna altso tey sum hava stríðst gjøgnum gjøgnum øldir tey skuldu hava brúksskyldu ein ein útróðrarmaður sum stríðist hvønn

og hvussu langt mann er komin í tí at nú skulu øl tær fiskirættini sum hava ligið í og verið skaltað og valtaði millum landsstýrismannin og hansara nærmastu floksfelagar og teirra nærmastu nú skulu tey knappla yvir á stál men ikki í veruleikanum tí allíkaval tí framvegis kunnu nú við hesari broytingini nú kunnu nú kunnu tær kvotur sum eru givnar til aðrar partar av flotan sum ikki fiska tað nú kunnu tey allíkavæl seljast millum og suvíðari so hvat er tað sum veruleikan fyr athenda festajavnaður og eingin veit og eg fari atloyva mær at minna á harra formaður hesi virðini vit tosa um bara í hesum og bara tað sum landstýrsmaðuriner býtt út í sonevndum vinnuligum royndum í verkætlanina tey hava ásá eitt árdligt avreiðingarvirði altso ískoypskvotun og og og og vinnuligum roynd í verkætan tyhavi eitt ordiligt avreiðingarviðr up á tvey hundrað og fimmogtretivu milliónir tað svarar altso bara bara við sí lítla pettunum her tað svarar til at ein ein ráðharri í danmark og lat okum bara brúka tað sum dømi hevði havt heimild til bara soleiðis við at víkja frá øllum tilmælum av býtt út virðir virði fyri fyri millum tveyogtjúgu og trýogtjúgu milliardir krónur árliga tað hevði ikki gingið e nakraðrastaðni og vit lata tað um okkum ganga eg kann bara endurtaka tað hetta er størsta rán sum er farið fram í føroya søgu tað er eit brot á allar fyrisitingar lógarreglur og rættartrygd at mann gevur ella mann heldur at landsstýrisfólk hevur rætt til tað og tað allarringasta er at landstýrsmaðurin roynt at kreista eftr ígjøgnum nú samstundis sum eitt kanningarstjóra mál er sent løgtingsformannin fyri mongum vikum síðani sum ikki einat kanningarstjórin er skettur enn og nú ætlar man at avgreiða hata her og hesar ivasomu lat bra kalla tað tað hesar ivasomu dispositiónirnar nú ætlar mann at at at gera tær lidnar áðrenn kanningarstjórin er liðugur við sítt arbeiði tað kann eitt løgting held ikki lata um seg ganga tað kann eitt løgting i lata um seg ganga at mann roynir at fremja hesr hesarher heimildar landsmanni sog hann kann kann halda fram í sama lag áðrenn áðrenn mann hevr fingið kannað við løgtingis amboðum um tað yvirhøvur er lógligt og heimildfyrití sambært sambært fiskivinnulóggávuni aðrari lóggávu ikki minst fyritikarlógini tað ber ikki til og eg far ikki endurtaka tað su eghavi sagt um tey málini eg meini at ð tað sum eg fari fram er brot á allar heimildhá enum lanstýrismannini og eg havi sagt tey tundrandir korupt tað er tað eisini og tað ætlar mann í veruleikanum at taka fáa løgtingið á samtykki her í dag einaferafturat
tað má ikki henda hattafunnan
jkmickelsen ein vimerkinja harrar formaður eg haldi tað er átaluvert at høgni hoydal framvegis sleppur við at siga tingsins røðarpalli at øll onnur eru korupt uttan hans sjálnur veruleikin er tann at tá ið høgni hoydal snakkar um at tað verða útlutaði og givin og forerd fiskiloyvir og kvotur og svíðari so er tað eingin eingin sum hevur givið meir av gnin føroya fólksogn enn høgni hoydal høgni hoydal gav verandi aktørum í pelagsksvinnu út við fimmoghálvfjerðs prosent av tí tilfeingi sum føroyingar eiga og so ákærir hann onnur fyri at t hava givið nei høgni hoydal var tann stóri gevarin men tá tað kemur til at prøva at pilla føroya fólki inn nekað heilt annað fyri at seta onnur og ringt ljós
so stendur hann beinleiðis og sigur ósatt
formaður høgni hoydal læt ikki nøkur rættindi út uttan tað var beinleiðis við at løgtingið hevði atrættindina og tá ið høgni hoydal kom til ella tá ið tann samgongagan til tá lógu øll rættindini úti hjá teimum somu stóru aktørunum tað sum okkara lóggáva gjørdi at hevði tað verið hetta hon verið galdandi í ár so var meira enn helvtin áv makrelinum meira enn helvtina av silduni og annað úti í útboði ella atkomulig við at søkja um tað gjøgnum menningarkvotur tað er sannleikin men jakun mikkelsin minni megi eftir hondini um tann persónuri sum eg havi las sum í usa sum í eitt ár hevði við tronskum metotum billa fólkið inn at fuglar vóru ikki til tað var tað hansara kampanja b áðrenn tryul fuglar er ikki til og hann fekk í veruleikanum fleiri milliónir amerikanar at hopa upp á tað og tað er tað einasta fólkaflokur kann gera í hesum her við at framvegis at billa føroya fólki ósavnandur inn fyri at føra sín gjøgnum kum rupta politikk ígjøgnum tað er tað einasta ambýðan
hevur tað at lúgva um høguna heitið takk fyri ja eg haldi at vit fara at minna á at skipanin sigur at vit eiga at vit eiga at málbera okkum høguliga sum tað fer virðiliga og høguliga á tingi so fær landsstýrismaður norður í okkurt vestur
ger so væl takk fyriharra formaður ja eg haldi mann skal umbera høgna hoydal hann er sjálvandi sosteraður tí hann fekk akkurát einki burturúr meðan hann varð fiskimálarárið og tí kemur mann tíverri til at siga nøkur ting sum betur vóru ósøkt eg skal takka tinginum og vinnunevndini fyri viðgerðina av hesum máli eg haldi at hetta er hetta er í lagi sum eg gjørt her eg hevði orsaka orsøkin til at eg havi skotið upp at gera hesar kvoturnar ella hava møguleikar ger hesar kvoturnar til varandi rættindir tað er tað at okur sóu so øgiliga týðiliga við tí eksperimentunum sum et uppsøluskipan stutttíðar rættindur at tað var øgiliga trupult hjá teimum vinnrekandi at fáa fígging at fáa haldgóða fígging trygga fígging til sítt virksemi tí tað lovi seg óvismann bilti seg inn at man áðren ár kundi handla rættindir so so kundi vinnan hava tryggar karmar soleiðis er veruleikin ikki og tí var tað ein ein liður í tí men eg ivist sjálvandi ikki í ati hava teir vinnurekandi víst sítt virði og tað vóni eg teir fara tað haldi eg teir fara at gera so fara teir við tíðini eisini at fáa varandi rættindir soleiðis at teir sum nú eru byrjaði kunnu javnstillast við øll onnur í vinnuni og tað er ikki so og tað haldi eg okur hava sett sjónføri søgn eisini aftaná hendan lógin bleiv samtykt at tað ikki soleiðis at tá vinnurekandi í føroyum er í vinnuni fyri at handla handla sínir rættindur hann er vinnurnir fyri at dríva vinnu men tað er altíð skilagott ati handlir ímillum sín og optimera hvør sína lagi og tað er tað sum føroyska vinnan ger tá tað kemur til ískoytiskotur so er tað so bleiv avgjørt at ein partur av hesum her puljuni skuldi til verandi aktørar fyri at styrkja teirra grundarlag og tað er feløg og og etabileraði feløg sum hava verið virkin í áravís og hava víst sítt og hava prógvað sítt virði og tí haldi eg er upplagt at tey feløgini fáa rættindini løgda um til varandi rættindir sum tey kunnu virka sama á jøvnum føtu ið øllm onnur og tað sum hevur verið trupulleiki tað er ikki tað at teir ætla sær selja rættindir men tað er tað at mann ið kanska sama felags kann optimera vestmann hevur tvey skip sum hava tvey skip sum hava ískoytiskvotur at mann so sig eist hvat tíðina er soleiðis tbetur at hava eitt skip an mann so kann leggja tað saman og tann møguleikin er ikki soleiðis sum skipanin er í dag og tí haldi eg at tað er upplagt at mann ger hetta her og hetta fer sjálvandi at hjálpa at hjálpa uppá øh annars annars gjørdi onkur røðari øilja nógv av tað var sjálvandi inspirerað av undanfarni samgongu hetta her uttanum parlamentariska arbeiðið sum okur sóu hvønn einasta dag undir síðstu samgongu at tað landsstýrisfólk sótu inni í nevndum og á í løgtinginum og skrivaði álit fyri fyri samgongufelagar í nevndunum tað er ikki soleiðis sum okur hava arbeitt og ætla okur at arbeiða í hesi samgonguni meni tað er einki galið við ati tey sum eru í nevndunum samskifta við landsstýrisfólkini um tað sum fer fram í nevndunum í hesum føri hava okur so fingið eina broyting inn sum gevur landsstýrismanninum heimild til at skipa ískoytiskvoturnar summ varandirættindur og tað haldi er neyðugt eg haldi hitti hin møguleikin átti at ligið inni eisini hinum
í mun til at fáa kannmann siga betri og tryggari grundarlag at virka men tað er sjálvandi upp til løgtingið upp til løgtingið at gera av viðí tingsalinum eg veit ikki um tey ikki hoyra at jakubvestegaard hevur orðið ger sovæl tey ein annað sum eg ætlaði koma lítsindinn á og ikki ikki viðgera so nógv me tað er hetta afturvendandi afturvendandi skuldsetingin um at tað nærmasti hjá landsstýrismannunum og kannheilsa og siga at landsstýrismaðurin hevur ongi nærmastu nakrastaðni í skipanini og hevur ongantíð sjálv verið involveraður í fiskivinnuna og hevur havt starv heilt aðrastaðni enn í nakað sum hevur fiskivinnuna at gera so hatta er enn aftur sovorðnar frostratiónir sum koma út hetta her við hetta her við vasamari fyrisiting og at kanna ivasemi sum mann sjálvur hevur uppfunnið er ivasemi tað er nokk so er nokk so áhugavert at mann at mann beginnur at lýsa mál sum ivasamt og blívur við og so skal tað kannast tí mær sjálvur heldur ivasamt okur hava í føroyum eina dugnaliga góða fyrisiting sum báði væl og virðiliga kann mann siga viðgerð tey mál sum landsstýrisfólk annars hava við at gera soleiðis er eisini í fiskimálaráðnum viðvíkjandi brúksskyldini so eru tær orðingarnir sum eru inni nú øgiliga líkar teimum orðingum sum hava verið í lóggávuni frammanundan meni eg dugi væl at síggja at tað kann verða slavsíðu í tí og at mann nokk skal hyggja upp á tað og spurningurin er í heila takið hvussu mann snikkar eina brúkskildu saman soleiðis sum hon soleiðis hon skal virka veruleikin er jú útan annað at tað sum mann tað sum loysir mann loysir seg at brúka tað verður altíð brúkt og spurningurin er so hvussu mann so eisini roynir at fáa tað vinnurekandi eftir teimum rættindum sum kanska loysa seg minni at fara eftir men tað plagdi tað plagdi skipini vera vera rørskleisini eg skal enn einaferð takka fyri viðgerðina av hesum málinum og hettar hjálpir okur væl áleiðis okur síggja okur síggja at tað gongur gott í vinnuni og bara hesar seinastu dagarnir hava okur fiskað tíggju tals túsund tóns av sild fyri góðan prís so tíbetur tað gongur gott í føroyski vinnu vinnan hevur við tí lóggávu sum hendan samgongan hevur gjøgnumført fingu teir karmarnir sum vinnan hevur brúk fyri og sum hevur gjørt tað at vinnan er farin undir risa risa íløgur á sjónum so enn einaferð takk fyri viðgerðina av hesum máli so er tað viðmerkingar fyrsta
sæ er tað khristian andreasen ger so væl takfyrihar formaður ja eg haldi tað at politiska útlutan og at lanssýrisfólk útera kvotur taer ikki ein sunnuskipan og hon elvir bara til kjak og besteingiti geran og hvat veit eg men altso vistman tekur ta søguligu gongdirnar so høgni hoydal útdeildi nakrar menningarkvotur til nøkrur økir og tær kvoturnar eru sum mær vitandi gjørdar um til eginkvotur í dag og hetta uppskotið viðførir so tað at til dømis ískoytiskvotur eisini blíva til varandi kvotur og sum eg havi skilt so var tað líka ei ein lítil rest eftir við e við einum teimum sum hava fingið tu skipakeyp tað skal on bara liggja eftir í í skipanini eg haldi tað at man eigur at fáa alt hetta út nú sum vit fáa frið eina ferð medalla við øllum hesum her snakkinum hjá høgni hoydal eg kann fara míntkonandi við at siga tað at eg havi ongantíð áttir íð ínum skipi eingin av mínari familju eigu nakar skip og heldur ikki mínum nærstandandi so so høgni hoydal kann taka tað púra róligt hjá mær endar so einki ikki ein einasa
ikki ein makrelur endari vð mínum lumma takk fyri hara formaður
ðtakk fyri harrar formaður nei tað er soleiðis okur boðin teimum at ð enda ongi makrel í okra lummum og tað er heldur ikki soleiðis okrav arbeitt og tað hava okur sjálvandi prógvað í okra fiskivinnupolitikki tá ið hendan samgongan kom til høvdu okur tað bjartamál ella tá varð mann seyman ja menningarkvotur sum fleiri av okum vóru ósamdur í teirr skipanini tað fara okur at hyggja uppá og geva landsstýrismanninum heimild í loyvistíðarskeiðinum at leggja menningarkvotur um til varandi rættindur og tað bleiv gjørt í øgiliga nógvum førum meginpartin av menningarkvotunum blivu lagdar um til varandi rættindu tað var neyðugt fyrr enn tann vindreglan skuldi koma víðari við tí neyðu fíggingini og tað er tann orðingin sum eg havi fingið inn í hettara uppskotið soleiðis at mann hevur møguleikan at gera tað sama bliv hetta her sum eitur kvotu til ítøkilig skipakeyp og kvotur til vinnligar royndir verkætlanir so tað mann eigur at síggja rættiliga skjótt um hetta er nakað sum sum erburðardygt ella ikki tí man ser øgiliga skjótt ansla vinnrekandi klárar seg ella ikki klárar seg tað er ikki altíð neyðugt
brúka fimm ár til tað takk fyri ja takk
so er tað bjarni hammer eina viðmerking ra formaður eg haldi øll eri samd um ati sjálvandi skal mannu royna at optimera tað sum mann einaferð í holt við fyri at tað øllum føruum kann vera seg um ikki annað samband við menningarkvoturnar so tey tey feløg nei tay virkir sum fingi menningarkvotur tað hevði eg tvei at velja í tað var at fáa tað lagtgóða skip ella av henda tað endaliga eg havi sjhnd ikki kannað hvussu hevur gingið men tað hevur kanska gingið góð hampli hjá onkrum og kanska minni hjá onkrum men í sambandi við optimering veiðulívið verðurlagt at stálið aftur nú tað sum reiðaríini hava víst á tey flestu av teimum at vissu tað ikki varð gjørt so kundu tey gjørt akkurát sum jakuvestegord vísir á optimerað sín fiskiskap og valt ta skipið sum tey nú hava av fiska fyri seg og ein burðardyggan skilagóm

a takk fyri harra formaður ja og laði á sofuni og selt rættindurs sum skipanin frammanundan legði upp til tá ið tú ikki pjødst hava skip ikki pjøgst at vera virkin í fiskivinnuni og bara vera loyvisavari so sóu okur ati at skipanum sum bjarni hammer og høgni hoydal og kompaní ja sett teg í verk hon legði upp til at tolo á sofuni og seldi rættindu ta skipanina sum okur at fara frá g í øllum førum at okur fara hartil at tann sum er vinnurekandi og hevur kvotur hevur dagar skal hava eitt skip og á dagarnir og kvoturnar liggja á tí skipinum tað halda okur er ein betri og rættari skipan hinvegin leggja okur eisini upp til at tað skal vera ein frí um cetliskipan og ongantíð betr at tað er bara tær vinnurekandir sum sýnina millum finna út av hvussu tær skipa vinnuna best tí tað vinnurekandi duga best at skipa vinnuna nógv betur enn
politikar takk fyri
ja so er ta høgni hoydal sum fær eina viðmerking ja harra formaður nei orsaka eg ma smílast eftir hvussu at at landssurbar kann halda hesa fá sátuna og billa at blíva við at billa fólkið hetta inn kanska er a meira han billari sínum tingfólki inn so tey ikki plaga hvat gongur fyri seg fyri tað fyrsta eg fegin um hann sigur tað atat vit fingu nógvar nýgjar aktørar in ogtað írbetri t hat nógv av teimum klára seg ótrúliga væl hevði jakuvveskord blív sitandi te e ikki komið ein iit aktørur inni í tí og tað var ta held ik men ann sæt áðrenn men mín spurnigir er til jakubvestergaard fyri tað fyrsta við at avtaka brúksskyldina og við at koyra hatta yvir av stálið tí tí spyrj eg hvat hendir merkita so ikki tað sjálvtum tú vera skip liggjandi sum slígur bundin við kaia alt árið so kalt tú selja kvotuna víðar tiln annan kann hann svara
fari eg alla nei til tað
takk tú ert so hvør takk fyri tær formaður tað kanst tú altíð gera uppskot og skipanin leggur upp til at tær vinnurekandi altíð kunnu handla við sínum rættindum fyri at optimera men í øllum førum sum skulda keypa seg skip at leggja kvoturnar á áðrenn kundi tær keypa sær eina sovið at leggja seg á og so selja kvotur nú skulda í øllum førum hava skip og onkursvegna vera vera paktað av fiskivinnuni upp á tann mátan so og selur mann rættindi endaliga so verða tey skattaðir tað var tað ikki tá so hendan her hendan er skipanin sum bjarni hamarhugni heita og onnur setti í verk hava tað bara neyðugt at keypa sína sovið at liggja á og selja kodur har skalt tú í øllum førum keypa tær eitt skip fyri at leggja kodurnar á og tað haldar okur hóast alt er betur tí so er tað knýtt at tí veiðir tólunum sum tú neyðugt at hava fyri at vera partur
av takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er ja eg kláraði akkurát ikki at siga hatta orðaskiftið var enda so men so fóru vit geva hækkuna heita orð eina ferð á
jaformaðui hevði g nátt at gjerta eina viðmerkin afturat eg hevði gjørt viðmerkinar til jaku vestegaard men eg havi sett mær fyri at tað skal ikki standa ósvara tá ið mann tá mann bleivr við at lúgva fyroya feføroya fólki tað sum hendir nú við skipanin her tað er tað tað er tað at uttan um eina lóggávu sum mann broytir og broytir so stendur eftir at tað sum løgtingið visti mann samtykkir hetta ella vistimann ikki gera uppreistur ímóti hesum so hevur mann lagt alt valdið yvir tí føroyska tilfeinginum og yvir teiri føroysku høvuðsvinnuni í hondina á tí landsstýrisfólki sum tá situr tað hoyrir ikki heima í nøkrum demokratiskum samfelag tá mann nú avtekur brúkskyldina sum jakuvestegard sey tað upp at avtaka fyri tey stóru so kanst tú selja kvoturnarfrítt ímillum ikki bara endaliga men ár um ár u ár tí omambard hava nógvir kanska fingið trupulleikar av at selja endaliga tað er eitt faktom tað má landstýrsmaðurin upplýsa hann átti eisini tá eg virtá eg itøkiliga spurdi hann at fortalt okkum hvat hendi nú fyrsta januar tá ið sálurið skal er á skipið eftir mínu eftir míni meting g han kan rætta meg so varð kendar so ræliga nógv tí tú kanst bara hava skip oogum skipið fer út ella ikki tað e líkamikið tú kanst ki er legga og keypa og selja kvoturnar akkrát sum tú vilt tað er rætt at í okkara skipan menningarkvotum tær kundi ikki seljast har kundi tú har har vór tað nøkur virki sum fingu eisini og gjørdi so avtalu tað passar men annars legði okkara brúkskildu skipan sum hann hóast alt hevði varðveitt upp til at tá er tað bara tann sum gagnnýtir ella brúkar síni fiskirættindu sum sum fær tey aftur árið eftir og tað er tað tit taka burtur nú so nú havi ti gjørt tað fultkomiliga púra frítt at keypa og selja akkrát su tey vilja ja jaku vestegard sgu ú skalt eg standa til eigaskip tað kanst sú verða eitt lítið skip sum liggur við kaialt ári og hr kansnt soffan standa umborð so hetta er bara billa fólki ella kasta fólkið tormoldi eyguni og so til kanningarstjóran og kanningarsetningin jakubvestegaard viðmerkti tað vit ha vit hava biðið um at kanna fyrisikinina hjá jakubvestergaard nú eisini tá ið mann í sínu tíð fór at býta hetta makreltilfeingið út har vit eru sannførd um at har hevur ikki verið hvussu ein øgiliga ivasom lógarheimild fer gørdi bar til at gera tað eisini í tvey túsund og ellivu og vit hava biðið um at kanna tá ið undirritaði asat soleiðis at ta allar øll uppáhaldini hjá jacob vesturgaard og hansara monnum kunnu verða kannaðir og lagt fram av ein óheftum persón og eg veit ikki hví at jakod vestegard skal vera ímóti tí hví teku han i ímóti tí við opnum opnum ormnum sigu tað er fínt lati okkum fáa alt fram í ljósið lat kom kasta ljós alt sum eg farið fram lóggávan sum var tí gomlu lógnum ibinnjar fiskar hvar gav hon heimilt fyri at landssýrsmaðuri slapar at seta býtt út saman við en makretbólki ha hvat varð heimildin hjá un danfarni samgongu tal t gera tað sum hon gjørdi við at bjóða út og at at at skipa menningarkvotur og varð fór tað rætt fram lalandstýrismaðurin om manereraði við tí fá tað fram hvat er hent nú við við við við ískoypskvotum og við og við við við kvotum til vinnuligar royndar verkætlanin lat okkum síggja vit vita landsrsmaðurin sagt tat hannhevur broytt tilmæli frá fakligum fólki bara tað bara tað mátu finguð eitt hvørt løsirfr løgtinsfólk sagt

tvæir viðmerkingar aksel johannesen fyrst gersuvæl ja takk fyri øhnú er endamálið at tær kvotur sum landsýrsmaðurin hevu latið út eisini kunnu seljast víðari far a spyrja høgna hoydal um tað er naka serliga serligur munur á at mann gevur onkrm á kvotu ger so væl selur tað víðari fyri eksantað milliónir upphædd at mann bara sigur almannastovuna um milliónir altso annankann geva et beinast vír landskassaniðnakar
miliónir er tað tað kmmunur á tíhøgni hoydal
og lat meg siga tað tí eg gloymi at átta burtur tí eg blívi so øgiliga uppreittur av hasum her at eg skilji ótrúliga væl at tey sum so hava fingið sær her fyrst menniskvotur og síðani vískoðiskvotur og annað at tey siga hví kunnu vit ikki gera tá tá ið hini kunnu gera tað og at heimafláttin sigur hví skulu vit hava brúksskildina sjálvandi tað er so øgiliga ójavnt men tað sum ástur í hannesen vísir á tað er høvdu vit nakrantíð góðtikið at landsstýrisfólki í almannamálum kundu sita og býtt út virðir og sigur og skrivar eg veit gott teg stóra upphæddir av at halda stillin jakob esturgard hevur einsamallur ikki við nakrar løgtingi hevur givið nakað viðgerð av tí hvør hvussu mann skal skapa eina fría vinnu givið heimi til at býta út virðir yvir tólv ár fyri seksogtretivu milliardir krónur og bara í hesum uppskoti fyri tvey hundrað og fimmogtretivu milliónir krónur um árið at vit nakaðu til góðtiketala at landsurfólkið almanman gjørdi tað at tað ikki vóru lógu og reglur so at borgarin vórði viðgjørdur eins har tað varð alment innlitur hvat gekk fyri seg um hann hevði rætta kæru við har men her eingin rættartrygd hetta kalla fólkastan

asann bíða høgn hoydal greiða mær frá hvør var munurin á hansara útlutan av menningarkvotum tá hann var fiskimálarári í mun til tað útlutan sum núverandi fiskimálaráriðin hevur gjørt kann hann kann hann heilt stutt og
og ov greitt fortelja hvørjum føgari munurin takk fyri at
yja takk fyri kristintil krstjan andreasen tí at eg havi verið nógvað eftir honum eg haldi ag avi mær dámt ein væl í dag í tinginum munurin varð tann á menningarkvotur vera ein ávíst prosentpartur av teimum kvotunum sum føroyar ásetta sær sum vórðu bodnar fram at søkja um tú kundi ikki selja teir víðari tei vóru bundnar til eitt ávíst felag í einum ávísum stað í landinum í lógini og kunngerin vórðu ásett eftir hvørjum kriterium kundi tú søkja og tað var um virðisøking og at skapa arbeiðspláss áa tí tú kundi ikki selja tað víðari og so sæt ein óheft nevnd og viðgjørd viðgjørdu tað og tað var alment innlit í alt halda tit í veruleikanum at høvdu tit góðtikist sótu nú at tá ið menningarkvoturnar vóru at vit slótu almenn innlit minnast við tað orðaskifti og vit hava ikki enn fingið alment innlit í hvat vóru tilmælini frá teimum fakfólki dugnalligu fakfólki sum heilsukildta hva viðgjørt umsóknirnar og hví varð tað broytt tað er tann himmalvin munurin tí tð tað býta út á hendan mátan er trupult og tí mást tú hava eitt óhaft element ímillum líkasum við við aðrari lóggávu tá ið ein borgari søkir so mást tú hava eina instans sum kann viðgera tað óheft
átti kristian dreasin at vitað sum løgfrøðingur tað átti kristian dreasin at vitað sum løgmann skilji mun millum tað so skilji eg væl hvønn sær sannfølis at koyra upp takk fyri eg haldi um hann skal tosa virðiliga fyri tað um hann hevur sínar meiningar
so er ta jako vestegaard takk fyri harra formaður ein lítil viðmerking til nevndina gjøgna hoydal sum ongan fyrisitingarliga førleika hevði har var eingin sum hevði fyrisitingarligan førleikar til at meta um fyrisiting í mun til útlutan av kvotum tað er seg sjálvum msburdi deskalifiserað eina sovorna nevnd og tá ið so sóu mansamansetingina av nevndini og hø formaðuriní nevndini so lýsti sjálvandi allar lampur og eisini mína lampur tá ð mann sigur at menningarkvodur ikki kundi seljast nei men teir sum høvdu menningarkvotur sótu jú og sjoppaði ímillum hvør kann fiskavmær hesa kodurna bíligast eti eg ikki at selja teir handlaði alla tíðina ímillum tey sum høvdu skip taðer søla og so billar mann bilar mann fólki inn nei nei tað kann altso hvussu kundu teir fiskadatt við ongum við ongum skipum og so vendur mann seg til hendan so vendi mærn seg til hin hvør kann fiska hetta fyri meg og hvør kann koma og tað haldi eg er nokk so áhugavert ati høgni hoydal og aksel bel johannessen samanlíkna hesi fólkini við tey sum søkja stuðul hjá almannastovuni og tað kann mann so tað kann mann so notera sær aftan fyri oyrað ati sýni á hesi fólkini kanska er og speglast aftur í teirri lóggávu í teirri viðgerð sum hesi persónarnir geva teimum sum arbeiða í fiskivinnuni og draga draga virðið til føroyska samfelagið og tað sum samfelagið og vælferðarsamfelagið føroyar byggir á og eg eri øgiliga stoltur av øgiliga stoltur av føroyski fiskivinnuni sum á sínum øki nógvum økjum er fremst har okur kunna vera undir liðini á teimum sum okur kappast við og síggja okur hvat ið mann stingur út í korti nú við nýggjum førum sum koma til landið nú í komandi árunum jamen so kann mann ikki annar verða errin av tí saggi sum er í føroysku fiskivinnuni at mann veruliga drigin virðir til føroyska samfelagið bar hsa seinastu fjúrtan dagarnir eru tíggju tals ja hundrað tals milliónir komnar til høvdar so tað gongur gott og tað skal vera mín vón at tann trygga lóggávan sum okur nú hava fingið kringu fiskivinnuna verður tann lóggávan sum frhaldandi verður galdandi at okur ru illa ikki eru tí tara lóggáva sum stimbrar og gevur møguleikar soleiðis at okra vinna framhaldandi kann teljast millum fremstu vinnur í heiminum hetta her peningarat sjokulera við hvør hevur latið út so varð jágumd mikkelsen við miðmerking inni og og royndi at lýsa hvussu undanfarna samgonga býtti virðini øll virðini vórðu søgd upp og so hevði mann slett borð og so lutaði mann fimmoghálvfjerðs fýrs prosent útaftur til tað somu okur stóðu ongantíð og setti á ár um ár hvat virðið hevði í átta ára tíðarskeið o so framvegis so hetta er sjálvandi sjálvandi politiskur retorikkur tí mann veit ikki nakað annað meni frámhaldandi skal tað vera meg vón at tað í føroyski fiskivinnu fer at ganga skott ogeg fari at ynskja allar vinnunir alt gott í komandi

yl eina viðmerking ger sovælí hasum síðsta eri jakobes kunnu eri jakub vestegaard taka lógvatakk saman og eisini at hann hóast hann arbeiðir so hart ímóti tí hóast alt hevur góðtikið at allir teir nýggju aktørarnir sum komu undan undanfarnu samgongu arktik weiðeger katurin jóhanna teir sum tað sum hendas úr hvalba í vestmannahsovað nú sigur ann taðer fantastiskt atað er gott men minnist til hvussu hann harsoleraði ímóti tí tað einasa eg vit siga tað er at tað má vera rættaritrygd og fólk mugu vera líka eftir lógini vis taði eru mett at vera tey sum hava uppfylt nakrar umsóknir best so sjálvandi eigur hann at fáa tað og ikki bara til landssýrsmaðurin meina nakað annað ellir tí samgongu fólk trýst handi nakað annað ella í einm onkur samskifti inn á rossihandlin har og at samand við tað við almennakligenturtar nei tað sum fólkaflokkurin ger við at leggja allan maknina ella halda seg hava atlan makninan hjáeinumlandstýrismanni sum skal siga at tú er yvirlivir tú yvirlivir ikki tað er at viðgera eina stolta vinnu sum almannaklientar sum skulu vera takksamur ímóti einum ávísum flokki og einum ávísum einum ávísumlandstýrismanni tað er at
gera fólk sum ólukkutýr
srtakk fyri harra formaður tað sum okur vístu á menningarkvotuni var hvussu langt hvussu langt av var ímillum orðið gerð hjá undanfarnu samgongu mann hevði tosað um politiska útluting sum mann skuldi fara frá til eina marknaðargrundaða skipan tann marknaðargrundarskipanum hjá undanfarnu samgongu og høgna hoydal var at mann setti síni egnu fólk í eina nevnd at býta ein stóran part tað sum ikki man ikki gav út til tað verandi til at býta út og tað fíltust tú skrá tað er ikki ein marknaðargrundarskipan tað er tann skipanin sum aksel johannesen sigur at tað kundi afkað ð sama biðið um pengar frá almannastovuni tað er tann skipanin sum akselve johannessen og høgni hoydal setti eg setti í verk við menningarkvotuni tað var so langt frá eini marknaðarkundarliga skipan tað var tað sum hokur funnað ast at nei okur viðgjørdi teir ordiligt sum høvdu fingið menningarkvotur og løgdu sey rættindini um til varandi rættindi soleiðis at tað kundi virka
manan er føto við ella onnur føroysk fingsvindi j og so er tað un
hevði ókast bara tá ið høvnið heita nevnir hesar kvoturnar hvussu mann setti treytir hvussu mann kundi fáa hesar kvoturnar so vil eg viðmerkja at mann sá væl frammanundan at tær fóru ikki at klára at halda treytunum sjálvt um tær fingu kvoturnar og so gevur mann bara undantak aftan á at tit kunnu gera heilt øðr seg við tilfeingir sum tit fiska aftaná taði tað er ikki
skilagott takk fyri
jakovestegard takk fyri harra formaður tað sum uni rasmussen er inniá eg púra rætt og tað er ein heilt onnur viðgerð og diskussión eftirfylgjandi hví mann gjørdi akkurát sum mann gjørdi men tann nevndin sum av høgna hoydal varð sett til ati býta menningarkvotur eg kann endurtaka tá hon hevði ongan fyrisitingarligan førleika har var eingin fyrisitingarlig førleiki í sum høgni hoydal hevur liðið og trýstað um at eg ev millum annað av mangligu fiskimálaráðnum eg meini tað soleiðis vórðu viðurskiftini tá slett eingin ivi um tað men eg eri samdur við una rasmussen sum sum nevnir um kanska ávíst ivasemi í
tí sum tá fór fram takk fyri harra formaður
jatakk so er tað jakob mikkelsen harra formaður høgni hoydal hann afturáð seg ikki við at tosa um rættartrygd og at halda lógir og sovíðari alt er so øgiliga reint og rætt tað sum hann hevur fingiðst við at gera men akkurát sum uni rasmussen vísir á menningarkvoturnar tað vóru útlátnar við nøkrum treytum eg kundi hugsað mær at landstýrismaðurin greiddi okkum frá um tað yvirhøvur vórðu hildnar treytir ella í ógvuliga ella lítlan mun men hendan diskusiónin vit hava ongan kjans tí at høgni hoydal hann ger ikki feil hann hevur ongantíð gjørt t ein feil og hann færr heldur ongan
at gera ein feil í framtíðini
ja hvat er sovorðið takk fyri harra formaður nei eg skal vera tann fyrsta at viðganga at tað at landsstýrismenn hava útlending antiliga menningarkvotur ella aðrar kvotur er ikki meir enn neyst best og at tað er best at vinnaða sjálv innan fyri teir teir sum eru skipar seg og finna út av hv hvussu mann fer mest burtur úr tilfeinginum nei tað eru tað eru summir sum altíð seta seg á tann hvíta hestin at peika eftir øðrum og tað fara okur at uppliva framhaldandi politisku skipanini so leingi sum okur tíma at vera her og nøkur eru so rein og skerd at tey pjóða skúkki hava lóggávu ella fyrisiting ella nakað í teirra viðgerð fyrisitingarlóg er bara galdandi fyri onnur og tað er soleiðis tá mann hoyrir høvunda hoydal tosar so er tað tað nakað sum bendir á at
tað borðið at tað er hugsan
ja takk fyri nú segði jakob vestergaard tað at hann vísti til mínar viðmerkifløtu síðani at eg samanløgnaði tey sum fiska við við hvønn ikki almannar klentar á júskusum áraði seg tað er slett ikki tað sum eg meinti við at stóra virðing fyri tey mann roynir at útvaga rættindi til tey sum fiska og tey sum fiskarættindi eitt stóra virðing fyri men tað endamálið hjá landsstýrinum ella løgtykkinum er við at luta á kvoti og tær endamálið er at hann seljar kvotuna ikki fiskanna tað haldi eg ikki góða vinnupolitikkur tá er tað stuðulspolitikkur sum mær ikki dámar men at fáa rættin til at viga at fisk
púska ta bakki er fult uppu
jacobvestegaard takk fyri harra formaður tey sum bjóða seg fram ætlar sær vinnuna at fiska tað at akselbe johannesen hevur tikið upp tikið retorikkin hjøgnum hoydal til sín tað fái eg ikki gjørt so nógv við tað ljóðar sum at tey sum eru í vinnuni tey fiskaslekkingi tey bara selja rættindur síná millum tað er ikki so eg haldi ikki at tað er rætt sum e segði at landsstýrismennin sita í puljum lut út tilat vinnuna sjálva finna út av tí tá ið mann í undanfarni samgongu lutaði menningarkvotur út so var tað til tey sum ikki høvdu skip millum annað og tey skuldu hava onkran at fiska fyri seg og so fór mann út at handla eg havi so s nógvur tons hvør kann hvør kann fiskahesi tonsini bíligast bíligast fyri meg og tað ganks havt fylgil út yvir ávísar føroyska sjómennmenninar mann fann út av tí og men tað er ikki ein góð skipað men tað var handirlítið hvønn einasta dagtakk fyri
harra formar
ja so er tað siri stenberg sum fær eina viðmerkinggtakk fyri harra formaður ja landsstýrismaðun var inni í hasum her um fyrisiting men mær vitandi so komu tar rættiliga nógvar kærur seinastu kvotun blívan býttar og tað var eisini nógv frammi í almenninginum at tað vóru ongar sakligar grundgevingar læknar til umsøkjarar og heldur einki innlit í nakað so tað virka nokk so løgið og tí skilji heldur ikki hví landsstýrismaðurin ikki tekur undir við at ella heldur tað í lagi at mann hevur ein kanningarstjóra vissu alt er so øgiliga gott og
um hatið í lívinum verður betri enn nú so skuldi tað ikki verið nakað problem
jakovestigoard takk fyri hara formaður tað hevur verið diskutera um innlit eisini í kringvarpinum og mann hevur havt sakførarin at fortelja uum innlitslóg og annað løgsins umboðsmaður er komin til ta niðurstøðu at fiskimálaráðið hevur borið seg rætt at í mun til tær innlitsumbønir sum hava verið tann niðurstøðan fáa umboðsmannin kann lesast og mismannir hevur áhuga í tí og tað eru reglar sum hetta høga ting sett sett í sett í gildi og tað er galdandi lóggáva hóast tað nei tú hevur tjóðveldið eina aðra eina aðra meining um hvussu tingini shanga saman og tað er ikki av fingin galdandi fyri meg og okur serja okur í fólkaflokkinum men slett ikki galdandi fyri fyri onnur ogtað er tað sama sum við fyrisitingarlógini gjøgnum hoydal hon er bara galdandi fyri onnur og ikki fyri ein sjálvan soleiðis kundu okur blivið við at kjakast til jólini vóru yvirstaðin meni okur koma neyvan
lonkur enn tað sama takk fyri harra formaður síðani er tað bjarni hammer sum fær orðið
ger so væl takk fyri takk fyri formaður
tað var gott at hoyra landsstýrismaðurin kom aftur í sítt us men tað sum eg f taki orðið í tað sum g taki orðið til nú tað er at í sambandi við at minnilutin í nevndini gjørdi ettbroytingaruppskotja fimm seks minuttir á ella nakrar fáar minuttir áðrenn tingið bleiv nei áðrenn álitið bleiv lagt fyri tingið so vil eg so vil eg heita á landstýrismanninum um at ella so vilja heita á løgtingið um at koyra málið aftur í nevnd og líka fáa avgreitt hvat tað inni ber tí tað er ein partur sum er ikki viðgjørdur yvirhøvur okur vóru samdur um at tað sum tær broytingarnir skuldu gerast tí vilja heita á um at fáa eina eina atkrøðurgreislur um at heita málið aftur í nevnd so at kunna fáa tað hugt at teimum broytingunum sum skulu teimum broytingunum sum skulu sum sum sum tey komu við beint
hvørjum lukkutíð takk fyri har tú komaður ja takk fyri tað er noterað so fara vit til nassarøðara og tað er høgni hoydal sum nú fær orðið
gersovælja formaðurin hóast tað kann vera eit sindur drýtt so havi eg seppi ær fyri at tað skal ikki latahn ósvara tá ið landsstýrismaðurin fyrr eftir ferr førir fram ósamnønur men eg fari tó at takka landsstýrismanninum fyri at hann so greitt vísur tá hann stendur her hann viðger hann er hann er valdur landsstýrismaður av løgmanni ein landsstýrismaður skal vera tænarin hjá fólkinum í tingunum men hava tingfól lagt tað til merkis hvussu landsstýrisfólk fara fram her á tingsfrøðrarpalli at sita og leypa og spilla einstøk tingfólk úti sovíðari eg havi aldrin verið úti fyri tí eg havi verið skjótt í politikki í tveyogtjúgu ára hetta gongur men etta gongur við hesum monnunum og tað vísi eg bara tað at mann heldur tað at landsstýrisfólk sum prinsippinum kunnu vera uppheikaðir tað kundi eisini gott verið varnielsen kundi uppheika ora heilt annan til næstarfer sum ongantíð eri í tinginum tey halda at tey bestemma í landinum tað hal tað valdið ligur hondina á teimum og tað vísir avbuðrin hjá lanstýrismanninum sum eg haldi er so arogantur antil tað stuttliga øhog tað mest undarligu hann il ikki fara upp á spurningarnar altso fyri tað fyrsta hvat er tað sum hendir nú tá ið veiðurættindina ella skuldi yvirá yvirá stálið aftur hvhvør broyting veður tað fyrsta janaðar tá mann avtókur brúkskyldina tað vil eg gjarna vita í øðrum lagi tá jakuvvestegard enn eiraferð liggur og ákærir undirritaða fyri við sínari við sínum menningarkvotuna og alt tílíkt og tað skal sigast tað var sjávandi ein trupul skipan tí eg vil helst alt var boðið út ha soleiðis at taðvera ein marknaðarskipan men tað var trupult at hava gjørt túrur opið tilmælini vórðu almenn og vissu mann ivast við tí sum setti fram her og tað má manngjarna tað haldi eg sum hnn gjørdi tað hví tekur mann so ikki undir við umbønini um ein kanningarstjóra sum fimtan fimmfólkann skriva undir sum ikki bara skal kanna jákup vesturgoard men eisini skal kanna um alt hatta her sum hann stóð her og fórdu fram sum landstýrismaður og ein næsta mærka annars siga satt hví vil mann skjóta kanna sum skjótast jam fær so hygg eftir var tað naka galið við tí nevndin høgna hoydal setti var tað nakað galið við teir a kriterium nú sigur man te ikki fyr sikralagan førleika eg veitikki var jakuveskard kemur við hesini frá tbæði t henda ligin høvdu tað og høvdu nógvar aðrar førleikar vardu út eftir tí og at tað varð eisini aknýttur ein skrivari sum hevði nsterkan fyritøkarførleika og síðani var ta í fyrisitingini so hatta er púra villur ppástandi men hví vil mann ikki hava tað almennafyr hann hví v ikki fáa eina kanningarstjóran og hví reagerar á formaðuin landssmann ata iki og seta ein kanningarstjórar beinanvegin til at kanna undanfarna landstýrismannmessn heldur at tað e rasn sum hann sigur soevur
heg vísir mann sjábyrgd ein viðmerking
høgna hoydal jammrgja takfyrahara formaður ja tað er nokv orsøkin er nokk at hesær ja so kallaðu álopini koma tí at ela tað er nokk eisini orsøkin til at hesar óalmindiliga nógvar heimildirnar eru komnar niðan sum allar stemmavð ígjøgnum soleiðis at tað er ikki neyðugt hjá landsstýrisfólki at snakka við løgtingið tað er einkin gund til tað situr bara úti í í málaráðnum og tekur avgerðina sum tær eru tí at ein merlut í løgtingin hevur givið viðkomandi sa hesarer heimildirnar so stepp mann frá at lukta eftir løgtinginum og har lukta eftir fólkinum tí at tað er eitt fólk
hava valt løgting harra formaður
og jakuvestegar fór tey eisini tey ósannøglir fram her eins o jakun mikkesen gjørdi hetta við at undanfarna samgonga at vit at landstýrismaðurin lutaði út nei tað vitau øll sum vóru á tinginum her at tað var tað ein lóggáva sum varð samtykt sum segði tað at soor so nógv av tilfeinginum sum vit áseta okkum sum sum bæði sum vidu hava á føroyskum sjógvi og sum annars er á øðrum leiðum tað var til tey sum høldu fiskiloyvi rammanundan og soogsnegv skuldi verið til uppboðssølur soleð senðis vera tað tað samtykti løgtingið men nú hevur mann góðtikið at eitt ein persónur og enntá uttan naka fyritikarliga viðgerð altso ímóti fyritikartilmælinum kann gera tað sígj han iki hat tað er sum hendir er tað veruliga altso er er tað veruliga so at tit góðtaka at ein lanstýrismaður s sum argument bara spennir bangurnar fram og sigur ja men øy gjørdi tað tað altso góðtaka teg tað sum argument fyri hvussu okkara fólsins ogn verður umsitin tað er ófatiligt tí at gangur hetta her gangur hettar her g hugsa tykkum so hvussu að er á øðrum øimissmanni eg líkanýtrygvir ha visu hetta gongur á hesum økinum hvussu er tað so øðrum økjum til lata upp fyri at alt sum eitur rættartrygd hjá fólki sum royna at stríðast við stríð hesum landinum eisini at at vína pertúr tilfeinginum tað er bara farið tí mann skal bara stóla upp á
eina fólkastur sum hava rópar
estegaard sum fær rðiðgtakk fyriharar formaður nú ljóðaði tað her sum høgni hoydal ikki hevði lutað nakrar kvotur út og tað var tað sum okur í høvuðsheinninim funnust ati undanfarna samgongu sum skuldi fara frá politiskari útlutan til eina marknaðargrundaðar skipan tað sum hann so endaði við tað var tað at ein landsstýrismaður høgni hoydal sæt og lutaði kvotur út menningarkvotur og tá eg so uppáhaldi er ati hesin landsstýrismaðurin stendur her at eg útlutaði kvotur við ongum fyrisitingarligum førleika so vil eg afturvísa tað at tað ikki er fyrisitingarligur førleiki í fiskimálaráðnum púra og tað eer dugnaligur fyrisitingarlig fólk í øllum teimum ráðunum sum eru og hetta páhaldið um at í fiskimálaráðnum eru fólk sum ikki hava fyrisitingarligan førleika tí skal mann kanna lutanin útlutanina av kvotum til vinliga royndir verkætlanir og ítøkilig skipakeyp ja tað er so langt út eg havi ikki orð fyri tí og hetta her ásetingin av at ein kanningarstjóri skal kanna eitt ávísti ein ávísan illgrun um eitt annað so havi eg ikki sett tann illgruna umum tað ávísa brotið uttan ta illgrunina frá kringvarpinum stuðla av tjóðveldi og av tjóðveldi her í tingsalinum uppfunnin illgruni um ymiskt sum
veruleikanum ikki takkfyrijákom mikkelsen fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður hóast tað ikki beinleiðis hevur hetta málið at gera so fari eg at takka høgna hoydal fyri at hann gav okkum høvi til at fáa sagt enn einaferð at allar skuldsetingar sum eru komnar frá høgni hoydal frá tjóðveldi og andstøðuni um at fólkaflokkurin og henda samgongan hevur givið ogn føroya fólk sær út fyri einki til nakrar fáar og sovíðari at tað faktiskt yvirhøvur ikki er halda í veruleikanum tí veruleikin er tann at undanfarna samgonga við høgna hoydal sum fiskimálaráðharra aksel johannesen løgmálaløgmanni góðu millum fimmoghálvfjerðs og fýrs prosent av teimum polagisku kvotunum sum mann kallar ogn føroya fól til teir somu sum vóru frammanundan altso tann stóri gevarin var høgni hoydal og undanfarna samgonga og hóast vit hava sagt hetta her óteljandi ferðir so havi eg sæð at høgni hoydal sleppur við í fjølmiðlunum at ákæra serliga fólkaflokkin uttan at fáa spurningin frá pressuni jamen vart ikki tú sjálvur høgni sum útlutaði ognføroyafólk eg minnist vit høvdu ein fund í vinnnevndini ein av teimum harðastu kritikarunum av uppboðssøluella fortælarin færi upboðssølu var av fundunum og eg spurdi hann beinleiðis kanst tú ikki vátta tað at tá ið øll loyvinum var uppsókt í tvey túsund og átjan at undanfarna samgonga forerdi størsta partin av ogn føroya fólk til teir somu sum høvdu frammanundan og svarið hjá hesum manni var jú tað passar og tí kundi eg ynskt at at um ikki annað a pressaran onkuntíð kundi tikið høgna og spurt hann ella gjørt honum greitt at tað er altso tjóðveldsfokkurin sum stóð odda fyri at forera ogn føroyafólk og ikki hendan her samgongan

tyja harra formaður okkurt segðihatta vata ssmat spæla tíðina aftur je tað er so eitt sum eg haldi jakun mikesegur byrjaðivið hesun her hvør hvør royni at spæla reinir men tað tað er nokk so løgið at tá ið tá ið tú sitir við í valdið eina skjótt so skalt tú vera opin fyri øllum kritikki og tað rokni við ar jakun virkitakan vátta t tað tóku vit á okkum sum einki í undanferðanar samgongu tingfólk kritisera fínasta slag so so so tekur mann tav og so royna at svara sakuligup á tær spurningar sum tingfólk hava men nú royni mann bara at koma at koma við ósavnu so framvegis o og og eg skal minna jakud mikkessen á at eg haldi at eisini tað var rcil disiterað fyri nakv kanska ikki øll sitatini hjá honum men hann segði at vera menniskja og jaujakum mikesn er uttan iva gott menniskja tað er menniskja til tað feila men at vera politikara tað er at geva øðrum skyldina eg hoyri bara áteir sum gjørdu út av svuðar hví hví taka ikki ábyrgd tit hava gjørt geva øðrum skyldina fyri tykkara

av sínum egni bleiv høgni hoydal einaferð her á tingi skurdur fyri at vera heimsmeistari í mannopolatión eg má siga akkurát sm hær at tá ð eg hoyri hann hvussu hann dragar og vendi veruleikanum so so so kemur a tann útsøgn fram fyri meg nei veruleikin er tann at høgni hoydal prøvar at skava til veruleikan við at geva okkum skyldina fyri at hava forert ognferoyafólk meðan veruleikin er tann at fimmoghálvfjerðs til fýrs prosent av øllum pilagiska tilfeinginum var býtt út til teir somu munurin á tí og tað sum er í dag er so tann at hendan samgonga hevur sett eina skattalógagildi sum ger at vissi hesi loyvini verða seld endaliga so fellur ein eini rættiliga stórur skatti ogeftir mínum tykki forhøvuðsskattur tí tað ger at um setirheitin
aktiskt er sett út á kraft takk fyri ein viðmerking frá hendri
frú forkvinna eg haldi at vera eitt sindur spesielt eg gjørdi eisini vartur við tað tá ið tað bleiv gjørt nú í fjør tað tað sum hann gjørdi við tað sum bleiv selt uppboðssølur at mann tá tá ið tá ið tá ið tyku koma framat sigur ókey tann sum hevui keypt tað hann eigir tað tansu hevr keypt tað fyri trý ár um nahann eigur tat fóreðður tað haldi eg var øgiliga spesielt tí tað vóru fleiri sum vóru inderesseraðir vi at keypa s teir visu teir hevði verið sera serligar føroyingar visu teir vistu at tað bejihildu heksi rættindii eg haldi at tað var ferdligt at gera ímóti teimum sum ikki bjóðaði akkurát líka nógv at teir verða skveraðar út og og hesum fingu kfotuni fóróðir við at keypa
er trý ár
jákup mikkelsen gersovælfrú forkvina tað tað var nokk eingin sum vistu hvat fóru at gera í framtíðini í einar nýggja samgongu so tað har vóru allir líka fyri men tað er klárt at teir sum høvdu høvdu bjóðað og bjóðað for lítið at høvdu allarhelst vistu teir vistu at søgdu bjóðað meir men so høvdu hini kanska eisini bjóða meir so tað er hatta er ein ein spurningur sum egliga ring at taka støðutul men so vil eg geva henniold rætt í oyn og tað er tað at alt tað sum fór fram við menningarkvotum og økiskvotum og so víðari var eg harðir mótstøðu mór av og eg má siga at vit hava arvað hetta her frá undanfarni samgongu og og alt er ein stór suppa og eg vil tí sleppa burtur úr hesum her fáa øll hesi tonsini út til varandi loyvi til teir sum nú eru blivnir aktørar við tí vón um at tann politiski myndugleikin ikki liggur ov svansar í øllu hesum kvotunum frameftir tað hevði verið tað einasta rætta gjørt og tí er harmir um hetta uppskotið sum eg viðgeratav at mann nevur tikin part burturúr tað allarbesta var at fingið alt
út úr øreplisk skipanini so vinnan kundi stýrt tú sjálv takk fyri
næsti røða verður aksel vilmson johannesen gersovæl ja takk fyri harra formaður øh nú var tað nokk so áhugavert jaknd mikkelsen segði hann segði tað tað hevur verið nokk so gott og miðlarnir fóru at spyrja hvat passar og hat ikki passar og serliga andstøðuna og í sambandi við at jakun mikkelsen pástóð at undanfarna samgonga gav teimum sum vóru har frammanundan teimar stóru reiðaríunum millum fimmoghálvfjerðs og fýrs prosent av uppsjóvartilfeinginum passa tað sum jaku mkkasen segði gkn ka vusia nikka hat tað passar vóni at an eg knn k koa upp aftur her og rætta seg sjálvan tí at tann lóggáva skúva saman soleiðis mi knn bara taka makrelin sum dømi at hær fingu teir eigaranirteiri tefýra stórir reiðaríini sparaðr sam undan teir fingu fimmogfýrs prosent av makrelkvotuni upptil hálvfems túsund tons upp til hálvfems túsund tons alt oman fyri skuldu seljast uppboðssølu og hvussu sæð kvotan út í ár makrelkvotan í ár er hundrað og sjeyogtrýss túsund tons hundrað og sjeyogtrýss túsund tons í kvotan í ár eftir tí skipanisum var galdandi áðrenn hendan samgongan tók við so at tað sjeyoghálvfjerðs túsund tons av hundrað og sjeyogtrýss túsundverðu selda uppboðssølu átta komma fimm prosent høvdu farið til menningarkvotur og so hevði tey stóru og fýrai fýra stóraaríuni havt ressuna ta hasig hundraðog hálvtrýss prosent tá tu tevi havt men hendan samgongan hevur givið teimum so at siga alt og so nøkur fáur ravaríum lísindur afturat so tað s jaku mikkelsen segði tað passaði heilt einfalt ikki tí hevði tað veri suttligt um miðlarnir fóru at spyrja hvat passar og hvat ta ikki passar tí tað jau mikkesen segði tað passar ikki
takk fyri frú borkenna takk so nakrar viðmerkingar tann fyrsta
frá una rasmussen ger so vælfyrinei eg hugsi bara tá ið tá ið aksel johannesen nevnir hvør hevur givið hvørjum so vil bara siga at aksel johannesen legði øgiliga stóran denta á undir síðsta valstríði at vit hava givið teimum fimmogfýrs prosent av kvotunum eg skilji ikki hví teir
ikki eri nøgdur takk fyri
esja teir burdu eftir øllum orsøkum veri g nøgdir tí fimmogfýrs prosent av tí kvotuni sum var kanska heilt fram til tvey túsund og tíggju og ellivu var ein rættiliga stór kvota nógv størri kvota enn karreiaríir hava í norra og í íslandi og aðrastaðnis tað sum e komið afturat tað er í stóran mun tá uta undanfara samgongu farið í upboðssølu ella skuldi fara til menningarkvotur men tað er faktuelt rætt tað sum eg sigi tað vareit markinni alt omanfer hálvfems túsundtonskusænsa uppsølu kvotan í ár er hundrað og sjeyogtrýss túsund tons sum skal er ikki rætt jakun mkkasen sigur at tey fingu fimmoghávfjrtil fýrs prosent nú hava tey fingið nakað so líkis eini fimmoghálvjems
men tað havi tey fingið frá hesari samgongu
k jákup mikkelsen ger sovælfrú forkvinna akselvi johannesen formaður javnaðarfloksins hann stendur á tingsisróðrarpalli roknar og roknar tað gevar mæreitt sindur en ringa samvitsku tí u roknilærari hjá hann eg havi lært hannat rokna í skúlanum og eg veit ikki um eg havi lært hað farvæl men veruleikin er tann at visu vit sletta hasi prosentini har mann kann kanska diskutera tað og rokna uppaá ein máta og okku p enn annan máta so vil eg spyrja aksel jannesen er tað ikki rætt at undanfarna samgonga gav ein rættiliga stóran part av ógvfarafólk
til teir somu sum høvdu frammanundan
annesen gersvæskilji væl eg kilji væl jakun mikelsen sigur vit droppa roknistykkini av tey prosentini stóðu í lóginu sjálvandi so kann fá nøkulunda veruleikan há jakum mikkalsen passa so má hon droppa at haldast til fakta og hat veruliga stóð í lóginm eg kann svara uppá spurngin jakun mikkelsen tað passar ikki at teir fingu fimmoghvfes fýrs prosent av uppsjóvarkvotuni í ár høvu tei fingið hundra og hálvtrýss prosentir tánn lóggávan varð galdandi umleið hálvtrýss prosent posent uppboðssølu og átta komma fimm prosent er farið til menningarkvotur tað er faktiska rætt so jajaudmikkelsen royni at siga nakað annað
so er aktuelt skeivt so einfalt er tað
síðan er tað bjarni hammer ger sovæltakk fyra hara formaður alt tað er eingin ivi um at at sitandi samgongu hevur sagt frá fyrsta daga av at øll fiskivinnan skal privatiserast øll sum hon er altso øll somu som hon er skal pepetiserast tí seman henda panikkin nú frá landsstýrismanninum og tíverri varð nevndin samd um ein partur skuldi fáa frið at royna seg í nøkur ár afturat tí royni mann alt kann mann kandla so skjússa seg til at fáa avgreitt teir allar allarsíðsta fiskivinnuni sum øll fáa fólk eiga
at fáa tað a privatisera takk fyri frú
gjørt so væl ja tað er nokk tað sum bjarni hammers sigur at tað er soleiðis og og tað var málið kanska eg veit ikki um tað var málið hjá hjá miðflokkinum seinastu dagin men tað var málið hjá fólkaflokkinum og tað tað er so eydnast við hjálp frá

eanoydal gefrú forkina eg var fegin um at akselv akselve johannesen so greitt gjørdi roknaði út hvat tað snýr seg um hann sigur tað øgiliga greitt og eg kom bara hugsað um tað afturat atmenningarkvoturnar sum eisinivar ásettarvið lóg átta komma fimm prosent av teimum stóru fiskasløgunum teir fylgdu jú eisini við tað vil siga tá ið kvotunar minkað so áttu teir framvegis átta komma fimm prosent av tí samlaðu kvoturni men eghaldi sletki at fólk hava givið sær at fara um at summar av hesum her kvotuni l til vinnuliga royndir verkætlaninr sum nú eru býttar út har sigur mann at tá ið kvotan sum fer niður aftur so missa teir nýggju alt meðan tæir gomlu sita eftir við øllum tað haldi sletki mónkant gera fara um eg hald at r r eg haldi er ela vandamikið tí at gkanska hevur onkur eisini gjørt íløgur á skeivum forsreytum so tað kanntó eisini taka við og áðrenn undanfarna samgongar til tá høvdi jú tær stóru fingið alt
o eg skilji ikki hvat ið fólkatólani roynar at siga
ja høgni høgni hoydal hevur rætt og tað nættum tey sum koma inn nú í vinnuni sum hava fingið nøkur loyvir frá frá frá dslandsstýrismanninum at tay gera nókvar íløgur og tað er eitt sindur ella meira skaplar allar aðrar íløgur tí tey kunnu missa kvotuna um kvotan ferð niður fram um at onnur missa kvotuna og eg skilji um tað er rætt hjøgn mikkalsen sigur so skilji eg sletkiki retorikkin hjá fólkaflokkini til valið at tað var so sind í vinnuni tí at vit høvdu tikið tikiðk nógv frá teimum tí nú siga tey at vit høvdu givið teinum alt tá so tað skilji eg iki oriliga heilt men men tá hongur sjálani

gsætakk fyri forkvinnan ø eg havi áhugavert kjak haldi eg meni men eg kundi hugsað mær at at kjakið var eitt sindur meira hugvekjandi eitt sindur meira konstruktivt enn enn enn tað hevur verið eg havi ikki nakra orsøk til at bera í bøtuflaka fyri tí sum høgni hoydal hevr gjárt sum fiskimálaráðharið kanska tvørturímóti tí eg haldi at handalagið til tíðir var varvar ikki nóg gott serliga ikki altso eg haldi at intensiónar vóru góðar men men serliga spurningurin um hvussu mann í í størri mun kundi fáa býtt virðin er varandi miseydnaðist við hvussu síðan ávísan mun og eg má síggja má siga eisini samstundis sum mann sær hvussu lætt hendan samgongan hevur havt við bara at at sópa alt til viks sum mann royndi at at skapa í undanfarna samgongu so er so er tað nokk so harmilig støðu a vit eru í men eg má siga tað at atateg hevði ynskt at at samlaði hugburðiin hjá tinginum var var meira vísskygdur og kanska eisini meira rættvísir tá ið vit tosa um so stórar virðir sum sum hesi í fiskivinnuni tí vit vita hetta er hetta er í høvuðsheiðnum tað grundarlagið sum føroyar hava livað av tey síðstu hálvtu annaðundrað árini har sum vit hava flutt okum frá at vera menn við við viðsnøri og árabáti til í dag at hava stórar verksmiðitrolarar og vit hava vitað eisini at at tað sum var livibrey hjá næstan hvørjari familju fyri fyri hundrað árum síðan tað er í dag blivð til livibreyð hjá nógv færri fólkum og serliga ikki minst veiðutól sum er ogn hjá nøkrum heilt fáum so vit flyta vit hava flutt
vit hava fluttvit hava flutt virðini yvir áv nakrar heilt fáar hendur ella nakra heilt fáar na fyritøkur sum vit øll eiga og tað krevur tað krevur eini eini ein nokk so sjáldsaman politiskan vilja til at gera tað eg haldi ati at fólkaflokkurin hevur gjørt seg sekan í ati at liva upp til tey heitur sum sum tey í ein ávísan mun fáa sett á seg tí teir hava einki gjørt fyri at at gera eina skipan sum er meira gjøgnumskygd meira rættvís tryggjar øllum møguleikan fyri at fáa atgongd til til veiðumøguleikarnar tvørturímóti so er tað farnir hinvegin har sum hann heldu vur heldur hevur lagt upp til ov nørt um nørt um illgrunasemi nørt um teir tankar sum sum vælkunnu gróðurfestast um tað at her er korviptiónir inni í myndini og tey vinum kenningarpolitikkur so framvegis og vissu nakað sum ma man vænta av einum upplýstum demokratskum samfelag í tvey túsund og einogtjúgu til tvey túsund og tveyogtjúgu so eru tað tað at mann torir at spæla við opnum kortum hetta eru virðini hjá okum í øllum somlum og eg haldi eisini ati at alivinnan í veruleikanum er sloppin nokk so væl at at at flúgva undir adarun um so mom at siga tí teir av eisini nakrar heilt fáir persónar sum hava fingið ómetalig virðir ella ómetaligt bæði landafrøðiligt og fíggjarligt rásarúma ráyvir soleis at vit sum samfelag við teimum skipanum sum eru galdandi nú fyri høvuðsvinnunar hjá okum alivinnuna og fiskivinnuna flyta okkum har til at vit kanska enda við at hava bara einar einar fimm aktørar fimm høvuðseigarar av øllum vinnutólunum í landinum og eg haldi snøgt sagt ikki at tað r nøgt at tað er gott tað er ikki gott fyri kappingina innanhýtiskappingina sum skal vera í einum landi tað svarar til a visu vit í fótbólti ella í hondbóltir bara høvdu tvey lið ella kanska trý í summum førum tað er ikki nøktandi fyri at hava eina eina eina veruliga kapping innanhýs í enum landi og tað er um vit vilja titl ikki so er tað týdningarmikið at vit hava eitt samfelag sum hangur nøkulunda saman at at vit kenna tað at virðini eru nøkulunda javnt býtt og at øll hava nøkulunda javnbjóðas treytir til akat virka í hesum samfelagnumferdiliga nógv prát í salinum farat biðja tingókm vera friðalis pállareynatúgu fær eitt sindur av eykatíð gersuvæl takk fyri forkvina hetta er sjálvandi etta er sjálvandi heitt evni at at tosa um so tað tað er kanska skilligt men men samanumtikið vil egbara siga tað at eg haldi at fólkaflokkurin skal ansa eitt sindur eftir í sínum retorikki í sínum sjálv frelstra retorikki um hvussu fantastiskt hat tar er tí tí innas inni veit jágun mikkelsen sum øll onnur hettar er ikki hvørki gott politisk lóggávuverk hetta e heldur ikki gott politiskt handverk tvørturímóti hetta er sovorður sum sum kanska up á sigt viðførir at vit fáa eitt samfelag sum eru nógv størri stríð við seg sjálvan enn vit vivilda ynskt vit vit ynskja føroyar at føroyar har sum øll hava møguleikar fyri at liva nøku lunda javnbjóðis við somum treytum an annað kunnu vit ikki vera bekent takk fyri forkvinatakk fyri
heso ar tað ein viðmerking frá una rasmussan ger so væl takk fyri pollareynar tykkum nevnir hetta við at hava spæla við opnum kortum og tað er tað er tí at eg hevði viðmerkingina í samband við axa ve johannesen og eg vil nevna tað nú eisini at tað er absolukt ikki tað sum hann hevur gjørt tí tað var ógvuliga týðiligt mátin hann førdu tað fram upp á tá tað var at teir fóru at behalda fimmogfýrs prosent so hansara máti at føra tær fram uppá var absolutt ikki opin so í mun til at sum mann sigur nú so var tað kanska hálvtrýss prosent av tí eftir nú sum mann fekk tá mátin hann segði tað tá so var mann royndi hann yvirvísa at helt hek sig fimm fýrs
av tí sannlági takk fyri
pállareynatigu gersovælja takk fyri eg haldi tað sum tey flestu yngstu í undanfarnu samgongu tað var at mann fekk eina hundrað prosent uppboðssølu fyri fyri øll fiskirættindi tað haldi eg var tað sum hann ynskti og taðva tað sumhann helt var tann mest rættvísi mátin har sm tú fekk eina eina reella kapping millum allar aktørar sum máttu at huga at fáast við vinnu eg veit at tað ljóðar itt sin tað ljóðar eit sindur eitt sindur av yvst í oyruna á fleiri men tað var tað sum hann ynskti og tað er tað sum er fortreytin fyri einari einari veruligari ella fríari kapping tað at at verandi aktørar um kann kalla teir soleiðis sluppu at varðveita so stóran part av tað var ikki minst takka fyri tað stóra trýst sum eitt nú andstøðan kláraði at at fremja tá og teirr aktørarnir sjálvir men men vit kunnu ikki skipa eitt samfelag bara upp á at víkja ella bakka fyri teimum trýsti frá teimum sterkastu samfelagnum hvat er tað fyri at
samfelag hvør endar tað við takk fyri
síðani er tað bjarni hammer gjørt væl ja takk fyri at formaður tað virkar sum at nokk á sínum atfinningunum frá sitandi samgongu um at tað virkar sum at mann eitt til annað vil gera mann ikki skal hava atfinningarspurningar um fiskivinnuna altso fiskivinnan er enn tann størsta vinnan í føroyum og hatta eru milliardar virðir hjá øllum føroyum fólki okkurt snakka um tað virkar sum um eina at tú mást ikki seta ein kritiskan spurning tað ber tað ikki tiluni rasmussen er lopið á eg veit ikki gud hvønn mann nú um at teir siga hetta og siga hatta sjálvan má mann seta kritiskar spurningar tað sum heldur vælferðarsamfeløgin
felagnum uppi takk fyri frú forkvinna
gersvætakk fyri allíksførygerson segði tað so væl einaferðinar sjálvt um eg ikki eri júniterfjeppar hann segði tað at eingin leikari var oman fyri liðið og tað er akkurát tað sama sum ger seg galdandi tað er hvørki verandi fiskimálaráðhrið ella nakar annar fiskimálaráðir sum eru oman fyri løgtingið ella oman fyri fólkið í føroyum nei jakuper heldur ikki jagumikesen sjálvt um tað kanska kann tykjast soleiðis um at at at tey og teir føra seg fram soleiðis sum um tað tær eiga hetta men men í veruleikinum er at tey føroyska fólkið sum eigur alt tilfeingið sum er er í føroyum á á á á sjónum og tað eiga vit at ja summi fáa ta fatan at fólkaflokkurin eigur hettar her eg haldi tað at tey nógvum førum hevi taðvarði nógv frægarvis fólkaflokkurin bara tónaði reint flag vussu helt tað sum hann einaferð helt at at tað vóru nøkur fá sum skuldu eiga fiskirættindini í føroyum á privatum hondum tí tað var teirra upprunari hetta her er plan b at mann gjøgnum tað almenna
suili stýrarættindunum sum um tey vóru privat takk fyri takk síðani er tað já
gub mikkelsen sum fær orðið ger so væl frú forkvina eg skal ikki leingja nógv um hetta orðaskiftið men eg eri fegin um at aksel johannesen tók orðið og fór at rokna og kom til nøkur prosentir eg rokni ikki við at tosa um hálvtrýss prosent fimmoghálvfjerðs prosent ella fimmogprosent sigur fólkið se ræla nógv og tí havi eg tølini her sum høgni hoydal og aksel johannesen og tann undanfarna samgonga útlutaðu til teir verandi aktørarnir og visti mann telur tað saman so var í tvey túsund og nítjan útlutað fyri eina milliard til í virði visti mann tekur prísirnar tá og vtað var átta árar loyvir so sostatt lótu høgni hoydal og undanfarna samgonga virðir frá sum vóru ogn føroyafólk upp á átta milliardir men tað roynir høgni hoydal serliga at dilja sum mamsmorð og siga tað at tað er hendan samgongan sum hevur útlutað hesa loyvina og tað haldi eg bara øgiliga keðiligt at mann prøvar at krógvativr nakað sum er ein veruleiki
nei tað eru tvær viðmerkingar tann fyrri
frá høgnu hoydal ger so væl ja frú forkvinna at stølini hjá jógunmikkesen er ikki rætt støðan er tann at frammanundan vóru øll rættindi út hjá nøkrum fáum gsíðani gjørdi man eina skipan sum segði ja í løgtingið samtykti tað so so nógvar har og annars var tað hjá teimum til eitt ávíst mark men vkvoturnar hækkaðum so var alt boðið út tað vil siga at tað var nýtt tilfeingi blevð boðið út og eg kann minna jagun miketin ná nú má tosa so øilia nógv um makrelin ogso víðari hvat er tað í bjargasum bjarga uppsjóvarflotan í ár tað er sildin tí norðrasildin hvør hækkaði ta sildakotuna úr umleið fimm prosentum uppi omanfyri tveyogtjúgu prosent sum ger tað at vit í dag hava havt ein rogsildafiskiskap eisini í íslendskum sjógvi sum hevu givið okkum stórar intøku tað gjørdi undanfarna samgonga men tað nevnir eingi nakað nú nakað um man tmás tosa bara um makrelin so lat okkum bara fáa alt tað borðið sum sagt eg vil hava kanningarstjórir eg vil hava alt áð borðið
kasta ljós alt
jgmikkelsen gersuvælfrú forkvinna tað er ikki tøl hjá jakuo mikkelsen hetta er tøl sum eg havi fingið sum eru almenn tøl sum vísa hvat ið bleiv lut út í tvey túsund og nítjan men eg ofta ætla mær at viðmerkja tað síðsta sum høgni hoydal segði nú og sum hann hevur endurtikið til eg veitkki hvussu ofta han tað er at hann vil gjarna kanna jakovestegaard hann vil kanna hendan handan og so sigur hann og eg vil eisini at tað eg verði kannaður altso tað tað er heilt ófatiligt at mann kann liva ennir sovorðn eg veru tað har man breggja sær av at eg vil verða kannaður altso mann kannar ikki nakran uttan at illgruni er til eitt ella annað og tí kundi eg hugsað mær at høgni hoydal fortaldi okkum hvat illgruna hann hevur til
at hann sjálvur hevur gjørt skoft
ein viðmerking frá akselvæ johannesen ger sovælja ja takk fyri hetta kann vera eitt svar bæði japn mikkalsen og til una rasmussen tá mann sigur fimmogfýr rosent av hálvfems túsund tonsum so hevur fýra araríir tað er ætiligan stór kvota at hava og tað er ein tryggleiki í tí men tái lóggávan segði vussu kvotan sær fór up ummoghálvfems túss tons skudu tað seljast uppsølu ikki til teir somu og nú er kvotan altso hundrað og sjeyogtrýss túsund tons men tit hava broytt lógina soleiðis at hað í stóran mun øll hundrað og jeyogtrýss tonsini fara til teir somu
tað er so stórur munur
misen gersovæja frú forkvina so nú viðurkendi aksel tíbetur at at teir høvdu givið ein ógvuliga ógvuliga stóran part av ógnfarafólk og tað fari eg at takka formanninum øfyri og so kann mann altíð krúlla og krússa við prosentum henda handan vegin so endamálið við hesum kjakinum í øllum førum roykkin takk fyri
ja so er orðaskiftið endaðog vit fara at atkvøða ísummálinum tað er soleiðis at tað er komin umbøn um at beina málið aftur í nevnd og tað skulu vit so atkvða um fyrst vit skulu atkvøða um hetta málið skal beinaiðis aftur í nevnd tað gera núja vit eru liðug at atkvøða og málið verður ikki beint aftur í nevnd tí tólv atkvøðar ímóti og ellivu fyri og so skulu vit atkvøða í málinum sjálvum og har er tað soleiðis at har er broytingaruppskot og tað broytingaruppskotið er frá jóhandal beini johannesen jákup mikkelsen tað fara vit at atkvøða um fyrst broytingaruppskot frá jóhandal beini johannesen og jákup mikkelsenja tað er ein eftir at atkvøða so vóru vit liðug at atkvøða broytingaruppskotið samtykt við tólv atkøðum fyri ellivu ímóti ongari blankari og vit atkvøða so í málinum soleiðis broytt ger so vælja so vórðu vit liðug at atkvøða tað er málið samtykt við tólv atskom fyri øllum ímóti ongari blankari blnkariog fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð ja vit fara so víðari í skránni í dag og áðrenn vit fara undir aðru viðgerð av løgtinsmáli nummar fýra so skal eg boða frá at løgtinsmál nummar átjan verður tikið av skránni og kemur viðgerð til viðgerðar ein aðru ferð tað sum er nummar átjan uppskot til heildarætlan men vit fara undir mál nummar fýra og tað er onnur viðgerð av løgtinsmál nummar fýra uppskot til samtyktar um almennan lønarstiga og helgi abramsen fær orðið fyrstger so væl
ja harra formaður hetta er so onnur viðgerð av uppskoti til samtyktar um almenna lønarstiðið aksever johannesen ingilend di strøm henrik old eykum samelsen djóni nolsø joensen johannes joensen og bjarni hammer løgtingsmenn hava lagt málið fram tann fjógurða august tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sjeynda septembur er tað beint rættarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann tíggjunda septembur áttandaogtjúgunda oktobur tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri heilsurøktarfelagið felagið føroyski sjúkrarøktarfrøðingar føroya lærarafelag føroya pedagogfelag starvsfelagið føroya arbeiðsgevarafelag og jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmál undir viðgerðini hevur nevndun býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg fari so at lesa partin hjá meirilutanum og meirilutin til kristian andreasen frimund rasmussen helgi abramsen og steffan klein poulsen og meirilutin hevur hesar viðmerkingarnar undir seinastu samgongu var ætlanin at gera eitt uppskot til almennan lønarstiga hetta arbeiðið datt niðurfyri millum annað tí at flestu fakfeløgini ikki tóku undir við hesum tí tykist tað eitt sindur løgi at uppskotið verður lagt fram nú í viðmerkingunum til uppskotið verður víst til tænastumannareformin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss tá ymiskir lønaflok ella lønarbólkar blivu ásettir sagt verður at summir abólkar blivu verri fyri serliga kvinnur kvinnufakini fingu íja níggjuogtrýss lægri løn enn aðrir lønarka sum tá vóru mansdomineraðir lønarstigin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss er meira enn hálvtrýss ára gamal og síðani tá hava verið minst fimmogtjúgu lønarsamráðingar hesin lønarstigin kann tí ikki fáa skyldina fyri støðuna á føroyska arbeiðsmarknaðinum í dag í dag verður lønin ásett í mun til útbúgving og ábyrgd eitt nú kunnu sjúkrarøktarfrøðingar frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss ikki samanberast við sjúkrarøktarfrøðingar í dag sum hava hægri útbúgving eisini kann nevnast at til dømis fáa ljósmøgur hægri løn tí tær taka endaligar avgerðir meðan sjúkrarøktarfrøðingar ofta ikki taka endaligar avgerðir alt hetta er torfør eru torførir spurningar sum krevja servitan slíkir spurningar kunnu bert avtalast við fríum samráðingum meirilutin heldur at arbeiðsmarknaðin arbeiðsmarknaðurin í dag er soleiðis samansettur at tað neyvan ber til hjá landsstýrinum at gera ein almennan lønarstaga sum síðani skal vera grundarlagið undir øllum lønarsamráðingum í framtíðini meirilutin heldur eisini at uppskotið um ein almennan lønarstiga gongur beint ímóti fría samráðingarrættinum spurningurin um hvør lønarstigið skal vera galdandi fyri viðkomandi fakbólk er er sjálv kjarnin í øllum samráðingum á arbeiðsmarknaðinum tað almenna eigur sjálvsagt at virða øll fakfeløg líka øll eiga at fáa lut í teimum hækkingum sum verða avtalaðar men tað men tað eigur samstundis altíð at vera galdandi at avtalaða lønin itøkiliga verður ásett í mun til útbúgving og ábyrgd politiska skipanin eigur at halda seg burtur frá samráðingunum á arbeiðsmarknaðinum og tí eigur politiska skipanin heldur ikki at gera ein almennan lønarstiga við hesum viðmerkingunum tekur meirilutin ikki undir við uppskotinum og mælir løg
ktinginum frá at samtykkja uppskotið ja takk fyri tað er ov nógv prát í í tingshalinum
hennikold fær eina viðmerking gersovæl ja harra formaður eg takki fyri at eg bleiv roknaður fyri einum s uppskot stillari tí eg blaiv betrakta meg vyra minnas rímiliga væl aftur men tað er so langt síðani hetta uppskotið leiv lagt fram eg havi gloymt at eg var eineina a av av teimum sum legði tað fram fimm mánaðir eru síðan t eg ber lagt fram hvat ið víði verði eg fyrigingið í nevndini tá ið mann skal havt nú nú nú skal helgi abransen ikkihava skylda tí hann er so nýliga komin inn hanne ikki komin inn fyri en fyr n fini tveirum mánaðar síðani hvussu kann mann hava fimm mánaðar um at at hava hetta uppskoti er nevnd fimm mánaðar hava tykur saltað ella hvat ell ela frystimann er til stór frystirúm ella saltamann ela hvat ger mann hvussu kann mann í fimm mánaðir sita við einum máli og er nevnd atað ntr beg at hoyra kundi mann fingið
ein útlegging av frá helgi abrabse
helgi abramsen harra formaður ja hennrikold hevu ikki bara gloymt at at hann var uppskotstillanin og einsini gloynkvusu nógvur mánaðir er í árinum tí at hetta lagt fram í august og vit eru í desembur tað eu ikki fimm mánaðir millum har og vist tú ikki telur í báðar mánaðin við so tað er eitt sindur minni enn fimm mánaðir vist eg tú at rokna rætt øhmen hvíta tykkur langa tíð ja tað er sikkurt nógvar orsøkir til tað eg tað dugir ikki orlg at svara fyri eg haldi tað sum týdning hita málið kemar út aftur tí havt eina góða viðgerð og eg haldi at vit hava vit hava veruliga verið ígjøgnum hetta málið
í rættanum takk fyri ja takk so er tað ingilín didviksens strong sum fær orðið
fyri harra formaður ja nú eri loksins onnur viðgerð av hesum her uppskotinum um almenna lønarstiga uppskot til samtyktar og eg skal lesa minnilutaálitið sum er frá mær sjálvari frá siristenberg og hervørd polstóttir í nógv ár so hava fleiri fakfeløg ynskt at arbeiðið við einum almennum lønarstiga verið sett í gongd í hoyringunum var greitt at nógv fakfeløg framvegis byrja eftir einum nýggjum lønarstigi í dag eru størri og minni lønarmunur millum fakbólkar sum ikki eru grundaðir á útbúgvingarlongd ábyrgd í starvinum ella aðrar haldgóðar orsøkir tað varð víst á í hoyringunum at orsøkin til lønarmunirnar er at tá lønin fyrstan tíð var ásett varð tað gjørt sambært ásetingum í tí danska kænistumansreforminn frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss tí nógv føroysk fakfeløg tá vóru limir í donskum fakfeløgum og síðan vóru aðrir abólkar bólkaðir við støði í teimum feløgunum sum longu vórðu sett hetta var eitt nú fakfelagið hjá sjúkrarøktarfrøðingunum í danmark æmansreformenn bólkaði størv sum serliga kvinnur mannaðu í lægri lønarflokk enn størv sum menn mannaðu um hugt verður eftir longdini og ábyrgdini í starvinum grundgevingin tá hon var millum annað at menn vóru uppihaldarar og tí máttu teir hava hægri løn meðan lønin hjá kvinnum ikki var eins týdningarmikil og meira vara meta sum lummapengar hendan her bólkingin hon var altso staðfest politiskt við lóg í løgtinginum nei orsaka meg í fólkatinginum niðri í fólkatinginum vit hava ein risastóran trupulleika fyri framman sambært frágreiðingini hjá búskaparráðnum starvsfólk á vælferðarøkinum komandi tíggju árini

so fara vit at mangla fleiri hundraðtals starvsfólk á heilsu og umsorganarøkinum um tíggju ár tað verður tørvur á sjey hundrað og átta settum í eldrarøktini tey komandu tíggju árini umframt tað at trý hundrað og áttaoghálvtrýss starvsfólk væntandi fara frá vegna aldur so tey koma afturat at mangla í í sjúkrahúsverkinum verður somleiðis tørvur á hundrað og átjan sjúkrarøktarfrøðingum afturat í almannaverkinum tørvir á fimm hundrað starvsfólkum umframt at tvey til trý hundrað fólk væntast at fara frá vegna aldur og so vita vit eisini tað at fyri at halda dagstovnalógina sum hon er í dag har sum vit hava ásett at tveir triðingar skulu vera námsfrøðingar so mangla vit longu í dag hundrað tals námsfrøðingar uttan ta fakligheitina sum skal til fyri at lyfta okkara vælferðartænastur tað verður seg á sjúkrahúsinum á dagstovnunum á ellisheiminum og í røktini so smokka okkara vælferðartænastur saman tað síggja vit longu á heiminum kring landið har pláss standa tóm tí starvsfólk ikki eru til at manna plássini hetta samstundis sum fólk hava stóran tørv á at sleppa inn á heimini hyggja vit eftir hvørji størv søguliga vórðu lægri lønt so eru tað júst starvsfólkarnir innan fyri tey øki sum vit fara at hava alstóran tørv á í tey næstu árini heilsuhjálparar heilsurøktarar námsfrøðingar sjúkrarøktarfrøðingarfrøðingar og aðrir fakbólkar tað er eftir øllum at døma forfá sum velja at útbúgva seg og starvast innan heilsu og umsorganarøki lága lønin saman við sannroyndini at nógv av somu starvsfólkum ofta arbeiða niðursetta tíð tað ger tað at tað er trupult at fáa endarnar at røkka saman hjá hesum bólkunum vissu vit ynskja at størvini innan hesi yrkini tey skulu vera mannað so noyðast vit at geva bólkunum eitt lønarligt so tað samsvarar við ta útbúgving sum hesi fólkini hava og ta ábyrgdina sum tey røkja dagliga í føroyum verður lønin sett eftir samráðingar millum partar av arbeiðsmarknaðunum og hesar samráðingarnar hava síðani nítjan hundrað og níggjuogtrýss flutt seg langt men tá ein skeivleiki í lønum av fyrstan tíð er ásettur politiskt í fólkatinginum so er tað eisini neyðugt at taka hesa her politisku ábyrgdina á seg og royna at rætta tann skeivleikan sum er tað eigur at vera eitt mál hjá øllum í politisku skipanini sum ynskja at varðveita okkara vælferðartænastur í framtíðini og við hesum viðmerkingunum so taka vit í minnilutanum undir við málinum og vit mæla á løgtingið ella vit heita á løgtingið at samtykkja uppskotið og eg haldi at tað eru áhugavert nú tá ið vit eisini viðgera skulu viðgera fíggjarlógina til triðju viðgerð í morgin viðgjørdu hana við aðru viðgerð í gjár at síggja hvar skerjingar eru gjørdar í í fíggjarnevndini eitt nú sær mann eina skerjing upp á sekstan milliónir á landssjúkrahúsinum mann sær eisini eina skerjing í trivnaðartænastunum og tað haldi eg fer beint øvutan veg eg havi enn ikki hoyrt nakra týðiligti nakað nakra týðiliga ábending um hvussu mann ætlar at loysa hendan her risastóra hesa hesa risastóra stóra ábyrgavbjóðingina sum vit standa í og sum bara fer at vaksa blíva størri og meira av kutt í framtíðini tí vit mangla starvsfólk innan fyri vælferðarøkini og fara at gera tað í framtíðini eg havi tíverri ikki hoyrt ella fingið nakað ábending frá samgonguni um hvat mann ætlar at gera við tann trupulleikan vit hoyrdu frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum at hann hann prátaði um tøkniligar loysnir men vit vitaðú øll somul at tøkniliga loysnir fara ikki at statta ta fakliguheitina og ta menniskjasligu heitina sum skal til og hollu vitanina sum skal til fyri at røkja hesi størvini tað ber ikki til tað vita vit jú væl so eg eftirlýsi at mann at mann raðfestir vælferðarøkini eftirlýsi at mann setir sær fyri hvussu mann fær loyst hetta her starvsfólkatrotið sum fer at vaksa sum longu er her ø og vil gjarna hoyra frá landsstýrinum frá samgonguni hvat fyri ætlanir tey hava á hesum økinum tí meirilutin her mælir til at fella hetta uppskotið og eg havi enn ikki hoyrt nakrar ætlanir um at at royna at loysa málið upp á nakran annan hátt so tað eftirspyrji eg og hstaðiliga á landsstýrið um at koma við einii ætlan fyri hvussu vit kunnu lyfta hesar lønarbólkarnar og hvussu vit kunnu fáa fleiri fólk at starvast á vælferðarøkinum og tryggja okkara vælferðartænastur
takk fyri harra formaðurja
sera jóhannes joansen sum fær eina viðmerking takk fyri har formaður ja heilsuhjálparar heilsurøktar námsfrøðingar og dagstøðingar sjúkraheilsuræðingarlærar lærarar onnur vit kunnu nevna tey frameftir ikki kundu vera fyri uttan í koronatíðini hetjurnar sum sagt var viðurkenningin eigur so hvur f er at vera ein betur løn og betri arbeiðsviðurskifti vit síggja hvussu í dag at at nú skúlan er farin heim so eru fólk eisini farin heim tí nú kann mann ikki fara til arbeiðis til børnini eru heim so hetta eru øki sum hava alstóran týdning fyri samfelagið og tí eiga tey vera meira meira vird og eiga

ingilin strøm ger so vælkk
fyri og takk fyri viðmerkingina ja eg haldi eisini at tað er líka sum tað eru fleiri orsakir til at nógv hevur verið prátað um fólkini á vælferðarøkinum nógv hevur verið takkað teimum fyri at gera ein eyka innsats nú í koronatíðunum men eg haldi at tað sum virkuliga virkuliga manglar tað er at mann tekur nøkur nøkur politisk tøk fyri hvussu mann ætlar at raðfesta hesi økini tey næstu árini tí hvussu vit ikki gera nakað so vita vit at tað sum stendur í kortinum tað er at túsundasfólk fara at mangla á hesum her økinum og taða fer bara at ganga út yvir okkum sum sum sum hava tørv á vælferðartænastunum í dagligtini takk fyri har fór mær
gjóni nols joensen takk fyri harra formaður ingilin strøym kemur inn á nøkur áhuaverd ting í samband við hetta er málið sum er frammi um almenna lønarstaða sum er ein ein sum er eitt gott mál og sum hevur verið frammi líkasum eisini niðri har mann gjørt upp við tann kjenandismass reformin frá níggjuogtrýss tí tað raka serliga søguliga sæð hevur tað verið jú tey kvinnufakini og tey umsorganarfakini sum sum bliva sum bliv líkasum lágt sett tá og tað tað vil mann ikki í tvey túsund og einogtjúguld a hesar líkasum ikki góðtaka og og tí er tað tann rætti veðurin at fara vvit síggja eisini hjá hjá samgonguumboðini sum so lógva tey framundir at tað eru bliv tað blívu kannað hvør tørvurin er o sovorð vit vita at eg mangl upp á hesar starvsbólkarnar um mann hevur havt møguleika til dømis at taka ein ein ein eyka flokk á námsfrøðingum men tað er man ikki valt at gjørt otí undrar tað meg at mann ikki spælir meira við upp á hetta uppskotið og og ger nakað ítøkiligt fyri at koma hesum
pluss takk fyri
takk fyri ja altso tað er jú eitt kjak sum tað er eingin loyna at at kjakið um hendan er at gera upp við tænastu manna reformin er eisini eitt kjak sum hevur verið niðri og grundin til at eisini er relevænt at vit hava tað í føroyum er jú at lønarbólkarnir vóru bólkaðir í føroyum akkurát sum teir vóru bólkaðir niðri og ja so meirlutin vísir á at tað eru nógvar lønar samráðingarnar samráðingar farnar fram síðan men so hava vit eisini altso hevur mann eisini nøkurnakrar nakrarfrágreiðingar sum vísa á at størvini enn eru fastlast í tí sama her ar kinum í tí sama støðinum uttan at hava flutt seg stórvegis upp og uttan at faktiskt fylgja við tí stóru professionaliseringini sum eru farin fram innan fyri hesi økini og teimum nógvu uppgávunum sum verður blivnar laddar afturat tey seinastu nógvu árini so tað tað eru so nógvar lønarsamráðingar síðan tað vísir eisini bara tað at tað er for lítið hent takk fyri har formaður

so er tað helgi abramsen gersvælharra formaður tá i tað verðrvíst á at mann skal virða hesar ymisku lønarbólkarnar so t halda ikki at tað er har sum spurninguin eg haldi øll virða fólk fyri tað starv tey hava so tað halda ikki r tað sum skilur en tað er kanska meira tað prinsipiella í tí skal tað vera skal tað vera við við samráðingarsamráðingarborðið ella við lóg at mann broytir upp á tingin tíð meira har i tatað sum skilir partarni so nevnir ingilin strøm eisini tað at mann lækkar ella meirilutin í fíggjarnevndini hevur lækkað játtanina til landssjúkrahúsið í mun til tað sum landsstýrið hevði hækkað hana eg fari líka bara fyri affataka tað við altso higartil up á trý ár hevur hendan samgongan hækkað játtanina ella hækkað játtanina til landssjúkrahúsið umleið dupult so nógv sum undanfarna samgonga gjørdi fýra ár so tað er ikki tað tað er ikki tað at vit hava niðurraðfest
ánsjúkrahúsið tvørturímóti takk fyri
ingilínsam eg haldi ikki tað at mann tei seinastuárini hevur hevur raðfesti hesa játtanina rættvíst ger tað at mann nú lækkar hana knappliga uttan orsøk uttan nakra orsøk annað enn at fíggjarnevndin ætlar at spara eitt sindur tað tað haldi eg faktiskt ikki er virðiligt og ja virðing vit hava sikkurt øll virðing fyri hesum starvsfólkunum ja tað hava vit men virðing fær ikki mat á borðið tað ger teg ikki hetta er størv at tað er ikki bara eitt kall sum nøkur sum nøkur fólk fáa og so skulu tey bara arbeiða ja altso si ókeypis men undir nøkrum heilt øðrum treytum enn tey egentiliga bendir á í teirra útbúgvingarlongd og í teir eru ábyrgdini sum tey umsita hvønn dagtakk fyri harra formað
ha
ja takk fyri harra formaður eg eri samd við ingilin didriksen strøm tain eftirlýsir hvat mann ætlar at gera frá landsstýrinum við at lyfta ella við heta starvsfólkatrotið og við lyfta nakrar lønarbólkar ella hesar lønarbólkarnir upp sum tí at viðurðing tað fær mann ikki mati munnin av og tað er ikki so longur at kvinnuarbeiði er eitt kall sum hann hevur hildið fyrr kanska tað skulu hvørfalt eisini hava mat á borðið men vist mann ikki viðurkennir at hetta her láglønar ella munnirnir í lønunum eru eru ein partur av av trupulleikanum bara tosar um at loysa tað kanska við nýggjari tøkni hvussu eru útlitini so fyri at tað eydnast at fáa gjørt nakað við hetta starvsfólkatráttið og tað signalvirðið í at mann skerjir akkurát tey økini sum nógv av hasum her starvast innan fyri sum mann nú hevur sæð íð fíggjarlógini bæði sjúkruhúsverk og almannaverk tað kann so ikki signalera at mann veruliga vil raðfesta hesa bólkarnar takk fyri
hevði eg haldi hatta í stuttum so hava vit ongar ætlanir ella ábendingar um at mann ætlar at gera nakað serligt fyri hesar starvsbólkarnar eisini sjálvt um vit síggja og hava fingið sær her frágreiðingarnar sum vísa at tað fær at mangla so nógv fólk í og tá tað mangla fólk tá verður bæði so fella fólk frá tí at arbeiðið verður so mikið hart hjá teimum at røkja sum eru í størvinum og tað er ein óndi sirkul sum hann kemur inn í tí í ringasta føri so gongur tað út yvir tey sum hava tørv á vælferðartænastu og tað er ikki nakað sum eg í øllum førum ynski mær í okkara vælferðarsamfelag her sum eg trúgvi upp á at vit øll njóta gott av og eru glað fyri og eisini kanska haldi eg tað bendir á viss vit viss vit hugsa um samgonguna taka fyri givið tí her eru ongar ætlanir um hvat mann ætlar at gera við at loysa tað stóra starvsfólkatrotið sum fer at koma tær næsta áðrenn
takk fyri harra formaður ja takk fyri
færtakk fyri ja kanska var tað tí at ljósmøður vórðu nevndar í álitinum at tey kenni meg so bíaðraða at eg mátti taka orðið tað sá eg ikki ordiliga koma men eg havi hug at nevna í forleingil seg av tí og og hesin her kenastmanformurin er tikin fram í sambandi við hetta málið at ljósmøður eru tey er tað kvinnustarvið sum eru hækkað allarallarminst í løn síðani handan har tænastmansreformin ljósmøður lógu í mun til onnur heilsuaklig størv lutfalsliga hægri enn hinir bólkarnir og tey eru altso í tí hirakiunum ella hvat mann kallar tað liggja ljósmøður í dag munandi lægri tað kann mann so spekulera um hví tað er men tá í níggjuogtrýss vóru nokk so nógvar privatpraktiserandi ljósmøður og allarhelst er tað ein orsøk til at tær vórðu betri løntar í dag er tað soleiðis at allarallarallarflestu vitsi ikki á øll hesi her vælferðar umsorganarstørvini eru innan fyri almenna geiran í føroyum og eitt av tí sum eyðkennir tey umsorganarstørvini sum eru innan fyri tað almenna tað er tað at øll fáa líka løn og eg sakni at kvinnur í hesum her ikki hava møguleika fyri at tað ikki í størri mun verða løntar eftir ja hvussu skal mann siga eftir innsatsi altso vit vita vit vita at tað er ymiskt hvussu nógva orku mann leggur í sítt starv altso og eg vildi hildið at at tað skuldi verið ein pulja akkurát sum tað er í danmark ein pulja av lønini sum mann gav leiðaranum til líkasum at at geva eyka løn í mun til innsassin hjá starvsfólki eg haldi tað er sera sera harmiligt at serliga kvinnur eru í størvum har sum tað ikki loysir seg peningalaga at gera ein eyka innsats eg eri samd við uppskotsstillaranum um at hesi kvinnustørvini liggja ov lágt í løn og og tað hevur heilt víst eisini sína søguliga forkláring at tað hevur verið maðurin sum hevur verið høvuðsforsyrgjarin og ati og at atta tað er jú altso tað er í mínari tíð at kvinnur og menn hava fingið somu løn fyri sama arbeiði og tað hevur nokk ikki verið tí at mann hevur hildið at tann innsatsurin sum kvinnur gjørdi konsekvent var lægri tann sum menn gjørdi men tað hevur bygt upp á hendan forsyrgjara leistin onkursvegna har sum mann sá mannin hava høvuðsábyrgdina av tí í dag eru vit har at í hvussu er her í havnini hevr ber slettki til at liva uttan bæði eru forsyrgjaðar so í hvussu er eru vit farin frá tí í danmark hevur mann hava fakfeløgini sjálv gjørt semju um eina píðliju nevn hetta í sambandi við fyrstu viðgerð nú minnist eg ikki akkurát tølini ella detaljurnar í tí men í hvussu er hava tey ið felag gjørt eina pulju har sum tey seta av til størv sum liggja so so langt undir miðal og har sum eisini størsti parturin eru kvinnur tí tað vísir seg at vera rættiliga beinleiðis samband ímillum tað at fáa lágað løn og tað at tað er eitt typiskt kvinnustarv tað haldi eg e eitt gott hugskot eg eri prinsipielt ímóti at mann frá politiskari síðu skal fara at ranlista vælferðarstørvina og líkasum áseta í pengum hvat ið hvør er verdur eg haldi sjálvandi at tað at útbúgving og ábyrgd skal sjálvandi spæla inn men mær dámar slett slett ikki tankarnar um at mann frá politiskari síðu skal fara á rangd lista hvør skal hava hvat útfrá hvat mann frá politiskari síðu metir hvat hvør er verdur vissu almenni fakfeløgini blíva samd um ein leist so fari eg at taka undir við tí og vissu uppskotsstillararnir visi javnaðarflokkurin kemur við einum ítøkiligum lista ella uppskotið um hvat ið hvør skal hava í løn so skal eg fyrihalda meg til tað men eg taki ikki undir við at geva einum politiskum myndugleika mandat til at ranglista hesi heri kvinnustørvini og hvør skal hvør er verdi hvat í løn tað haldi eg er ein uppgáva fyri arbeiðsmarknaðin og eg hevði verið sera sera fegin vsi fakfeløgini sjálvi blivi samd um hvussu hetta málið skal loysast so skuldi eg tikið undir við tí men ikki frá politiskari síðu og sjálvt um eg eri púra samd í trupulleikanum og at vit hava kempiavbjóðingar við at fáa mannað hesi her størvini so fari eg ikki at atkvøða fyri hesum úrslitimu nei fyri hesum
takk fyri ja so er tað viðmer
siri stenberg ger so væltakk fyri harra formaður ja hetta er eitt týdningarmikið mál og tað er nokk nogv boða upp á loysnir og akkurát hvør er tann rætta tað er sigur ringt at siga men eg hoyrdi ruttvang siga hetta her við at at vissu tær ymisku leiðslurnar høvdu eina pulju sum tær kundu deila út til nøkur av starvsfólkunum tað v sig tað at mann vil heldur hava at tann einstaki leiðarin gevur fólki ymiska løn enn at mann vil fara inn at og løgtingið skal s líkasum lyfta nakrar bólkar er tað rætt skilt at mann ikki skal hava sami løn fyri sama arbeiði at leiðarin skal kunna velja út hvørt skal kunna fáa meir
oa
sum sagt so haldi eg at tað er ikki rætt at tað er statuvekst eins beinleiðis samband ímillum láglønarstørv og kvinnustørv so tað ger fult undir við at mann hækkar grundleggjandi støði á á øllum hesum her umsóknarstørvunum eg haldi ikki at tað er í ansókn við at man brúkar tað sum mann brúkar í danmark og tað sum fakfeløgini hava gjørt avtalu um at tú hevur eina pulju soleiðis at mann eisini kann geva ymiska løn soleiðis at tað skal kunna loysa seg peningaliga at gera ein serligan innsats og eg dugi ikki at síggja
hjá tæð er stríð við hvørt annað takk fyri ja takk
aksel vilamsun johannesen eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri altso eg haldi at eri nokk so samdur i tí s rutt vang sigur men eg haldi hon misskil eitt sidur uppskotið altso ætlan er ikki politiskt um vitskulu ásetat her íløgtinginum og tað sjálvandi kunnuhelt ikki akkurát hvat ppupphæddin skal vera afað skal gera saman við fakfeløgunum men hvør er samráðingarparturin hjá fakfeløgunum á t almanna arbeiðsmarknaðinum tað er fíggjarmálaráðharrin í síðsta enda tí er tað eisini politiskt at vit eru arbeiðsgevarar kanska ikki viðsita her inni men fíggjarmálaráðharrinn tí má hannfara inn og taka taka upp samráðingar við partarnar á arbeiðsmarknaðinum og so hækka lønirnar hjá teimum sum arbeida tat fáa umsorganar økinum sum fyrst fenst eru kvinnustørv tí tey tær lønirnar eru søguliga sæð bara verið forlágar og skulu vit hava tey fólkini trívast og at fáa nokk av starvsfólkum til at taka sær av hesi kjarnu vælferðini so mugu vit hækka lønirnar
men tað kanst gerast saman við fakulønum
ja takk ruttvang ger sovæltakk fyri eg haldi tann loysturin sum tey donsku fakfeløgini blivu samd um minnist meg rætt so var tað nakað við at at lønin skuldi liggja so so langt undir miðal løn og at tað skuldi vera so so nógv so so stórur partur av tí fakfjøldini skuldi vera kvinnustørv at so avtalaði mann at mann setti so so nógvar milliardir av til at fordeila ímillum tæir fakbólkarnar tað haldi eg ein genial loysn og sum sagt eg eri púra samd í at hesi her størvini liggja forlág kanska er jnoyf men eg billi mær inn at tað at vit koma at mangla hesi størvini so nógv í framtíðini at tað í sær sjálvum fer at leggja trýst á lønina og fer at hækka lønina tað eigur at vera soleiðis at arbeiðsmarknaðurin riggar og og forhandlingar rigga tí vit kunnu jú yvirhøvur ikki vera hesar fakbólkarnir fyri uttan og vit hava eina stóra avbjóðing longu nú
við at manna hesi her størvini takk fyri ja takk næsta røða er hervær pálsdóttur
ja hetta er eitt uppskot um at fáa eini nýggjan almennan lønarstiga og vit ið hjóleldi taka undir við hesum málinum vissu vit hyggja eftir støðuni í føroyska vælferðasamfelagnum vissu vit hyggja eftir tí sum vit kalla vælferðarstørvini tey sum arbeiða í umsorganar og menningarbarnamenningarøkjunum so standa vit fyri øgiliga stórum avbjóðingum og trupulleikum faktiskt fyri okkara vælferðarsamfelag lønin hjá teimum hesum starvsfólkunum hon er lág og tað er trupult at fasthalda starvsfólki í størvinum so tey sum eru í størvinum tey mangla starvsfelagr tað ger tað eisini tað at lønin er so lág ger tað trupult at fáa fleiri starvsfelagar so onkursvegna so blívur trupulleikin í við vælferðarsørvinum við at hanga fast í hvat ið lønin er ogtá lønin er so lá at tú næstan ikki kanst liva fyri hana tí tú kanst ikki seta búgv í havnini við tí lønini sum túhevur útbúgvur teg til at fáa so hava vit ein altso ein giogantiskan trupulleika fyri framtíðina visti man hygur thvør tørvurin er vistu vit hyggja eftir frágreiðingini sum búskaparráðið kom við so haldi vit ofta endurgeva skeiv tøl frá frágreiðingini um at tað bara far mangla átta hundrað starvsfólk tað fara at mangla sjey hundrað og átta starvsfólk í eldrarøktini har mann so eisini tey næstu tíggju árini har mann so eisini væntar at eini trý hundrað og hálvtrýss fara frá vegna aldur tað fara t mangla hundrað og átjan sjúkrarøktarfrøðingar fimm hundrað fólk í almannaverkinum har mann væntar tvey til trý hundrað at fara frá vegna aldur og vit vita longuni at vit mangla fleiri hundrað fyri at halda dagstovnarlógina tað vil siga at vit mangla fleiri nn vit fara at mangla fleiri enn túsund starvsfólk í vælferðarstørvunum komandi tíggju árini og vit vita eisini at viðseg vælferðartænasturnar hjá okkum smokka við seg vissu eldrarøktin smokkar við seg dagstovnarvisse smokkar so kemur tað hava stórar avleiðingar fyri okkara samfelag og fyri allan arbeiðsmarknaðin eisini tann privata so tí er hetta ein avbjóðing suvit mugu taka í allarstørstum størsta álvara og tí taka vit í tjóðveldi eisini undir við hesum málunum men vit halda eisini at tað er tørvur á fleiri átøkum tað hava vit eisini vit skuldu havt viðgjørt á um eina løtu meg at viðgjera tað seinni einum øðrum tingfundi eitt uppskot um at fáa eina heildarætlan fyri at tryggja nøktandi støði í framtíðini fyri vælferðartænasturnar har vit millum annað vilja halda a vit eiga at tora at taka støðu til at seta eina lønar puðju sum skal lyfta láglønarstørvini soleiðs at vit kunnu tryggja okkum at vit hava nokk av starvsfólki til hesi størvini í framtíðini vit meta eisini at vit eiga at útbúgva fleiri og tí fegnast eisini um at mann fer at útbúgva fleiri sjúkraøktarfrøðingar komandi ár men vit eiga at útbúgva fleiri námsfrøðingar heilsurøktarar og heilsuhjálparar og so framvegis vit eiga at tryggja betri fakligaheit og tað merkir eisini at starvsfólkini mugu hava vera útbúgvin men teg mugu eisini hava tíð til til sítt arbeiði og ikki skuldu renna skjótari enn tey megna og so eiga vit eisini at tryggja rættin at arbeiða fulla tíð vit vita at tað øgiliga nógv í arbeiði hesum størvunum sum ikki sum ikki arbeiða fulla tíð sum held ikki fáa fulla tíð tað tey nevndus sjálvi velja at arbeiða í inumhálvum ella trokvartum brøki og so haldi eg at tað tað kann eisinivera ordilga troyttandi at snakka um tænastumannareðformmenn ferðatan a fer hann er gamal og mann heldu ikki ordilia han hevur nakan týdning men visu man líkavæl hyggur eftir hetther er typiskt størv har ið kvinnur arbeiða og mann ið ið tá mann gjørdi fyri at kvinnur størv kundu gott fáa lægri løn tí tað var hoppistørv menninir vóru forsyrgjaðar kvinnunar skuldubara hava eina eina lummapengar so sigu tað eitt sindur um hví mann er har sum mann er kvinnustørvini hava lága løn tí tað vr mann mann væntaði ikkiso nógv tað skuldi bara hava nakrar lummarpengar og mann tóku tað ikki oriliga fyri fult og tí er tað øgiliga viktigt at mann eisini ger upp við tað t vit vita at eitt samfelag er betri vissu kynini eru javnsett og vissu vit hava javnstøðu og tí hevur mann eisini brúk fyri at tryggja at kvinnurnur eisini í eldra tíðini fáa hava nøktandi fíggjarligar umstøður som vit eiga at seta inn fyri at tryggja at tær tænasturnar sum vit vilja hava okkara borgarar skulu hava nú og í framtíðini at tær tænasturnar eru til staðar vit nokka starvsfólkið við góðum umstøðum sum bæði tryggjar umstøðurnar hjá starvsfólkunum men eisini hjá teimum ið hava brúkað fyri tænastunu so hetað er ein stórur trupulleikistór avbjóðing sum vit eiga at taka í allarstørsta
takk fyri frá fólkum ja takk har var ein viðmerking
frá bjørt samøll senngerð so væl takk fyri tað eri eg vísti eisini á tí í samband við fíggjarlóg og viðgerðina altso ein av okkara høvuðsavbjóðing fyri framman er at fáa manna størv innan fyri heilsuverkið innan fyri almannaverkið innan fyri hesi størvini sum søguliga hava verið í stóran mun kvinnustørv og søguliga eisini hava verið lánlønarstørv og so kunnu vit altíð stríðast ímóti eina løtu ella finna undanførslur fyri ikki bara at fara á gongd títtan men vit vita at tað máa eisini pengaraborð og tí ætla tjóðar tú at tryggja at tað í næstu samgongu verður sett av ein ein ein stór pílja til sum har hevur postoftur eisini nevndir til at lyfta hesi størvini men eg ætla at spyrja har hevur postoftur um hann er ikki noyddur til at fara undir eitt breiddri arbeiði eisini fyri at gera tað meira eggjandi at vera í sum størvinum at kunna víðari útbúgva seg við at vita at tað er ofta er slett eingin eftirútbúgving fyri hesi størvini ella øgiliga trupult at sleppa framat at mann hugsar holistiskt í mun til at
mann hevur eina avbjóðing og hon
ja takk hervør polsdóttur ger sovæltakk fyri tað er eingin ivi um at tað er nógv ting sum gera seg galdandi sum vit skulu betra fyri at eisini fyri at tryggja at vit fáast starvsfólk at arbeiða í vælferðarstørvinum í framtíðini millum annað visuvit skulu fáa føroyingar flyta heim aftur at taka hesar størvini so eru tað brúk fyri at tað er betri at arbeiða í føroyum en uttan lands at lønin er betri t arbeiðssíðum ikki longri ella eina lægri løn og sovíðari men tað hevur eisini týdning at vit seta hesa píðjuna av vit mugu gera upp við okkum sjálvi um vit kunnu góðtaka at hesi størvini at tey ikki vegna at fáa endarnir at røkka saman tí at lønin er so lág og tá mann so eisini hyggur at tta typiskir starvsbólkar sum tá teir eru til lønarsamráðingar mugu taka stríðsstig tey mugu fara í verkfalli fyri at fáa betri løn so vísr tað ikki serliga væl at vælvildin er til at at lyfta hesi størvini og lønartil hesi størvini so tí mugu vit politiskt seta eina pulju av soleisr at vittrygja
ktandi støði í framtíðini ja takk næsta røða er siri stemberg
fyri frú forkvina tað slett eingin ivi um at hetta uppskotið eisini sprettur úr tí at tað eru nøkur sum stríðast hvønn einasta dag men fáa eina for láa løn taðhevur verið nógv frammi eisini í okkara grannalondum men eisini í føroyum um hetta her við workinbor at tað at tú fer til arbeiðis hvønn einasta dag men allíkavæl ikki hevur nokk til at tú kann forsyrgja tær ov tínum tað er eitt forholdsvíst nýtt begrep tí at tað hevur verið soleiðis at hevði tú tryggjað tar at tú hevði heitt arbeiði so kundi tú nokk yvirlivað men tað er ikki líka einkult í dag í dag skuldi tey hvørfall vera tvey fólk á arbeiðsmarknaðinum við høgari løn fyri at hava ráð til at seta búgv og serliga tey síðstu árini er setúsaprísurin eisini farin so høgt upp at tað er næstan ómøguligt kenni ungari barnafamilju at at hava ráð til tað ein almenna lønarstigið hanntænir so nakað av tí endamálinum og tað er gott at mann kann viðgera ymisk uppskot sum kunna hjálpa upp á hvussu mann kann koma eitt sindur longur fram áleið á hesi her hesi støðuni og tí taka okur undir við tí og okur hava eisini sjálvi í tjóðveldi latið uppskottil tingið sum fer at koma til viðgerðar í næstum ø um hvussu hvussu okur síggja mann eisini kann hyggja eftir at bøta um umstøðurnar innan fyri vælferðartænasturnar tí at har ein stórur tørvur og okur vita lønarlagið er lágt og arbeiðsbyrðan er høg og tað eru nógv sum arbeiða niðursetta tíð og so víðari og tað er ikki eggjandi at fáa fólk at taka hesar her útbúgvingarnar og visu mann hyggur í grannalondunum so er tað er tað størsta problemið nú tað hava sama problem sum okur men tað eru kanska komin eitt stig verri tí at har er tilgongdin til útbúgvingarnar ikki so høg og her eta trossalt allíkavæl fólk sum vilja hava hesar útbúgvingarnar ikki tað sleppa kki at ganga øll inn hvørt ár so tað eru møguleiki at gera nakað á tí frontunum men tað er statvekk hett her við at tit fóru illa lønt og í nógvum førum eisini foilla ella forlogt normerað tænastumanna reformurin og eg eru nokk so javngomul hann ar eitt ár yngri enn eg so hann er ikki nakrar ársungi longur tá hevur mann flokkað tey siðbundnu kvinnusturvini læðri enn sturvini hjá kvinnum ella ein hjá monnum tað er er eisini tikið úr eini aðrari tíð og tað hóskar ikki til støðuna í dag og mann sá kanska heldur ikki kvinnur sum forsyrgjarar tá so tað liggur eitt heilt annað kvinnu sínum aftan fyri tað og tann støðan er broytt og mann var inni við lóg og gjørdi tey tingini og tað vísir seg hvørfall tað at visse feløgini skula forhandla tað upp so er tað so so gott sum ein ómøguliga uppgáva og tí er tað nokk neyðugt at mann eisini í samráðing við partarnar eisini hjálpir til her inni frá kvinnur tjena nógv minni enn menn eg haldit tað plagdi at koma eitn sovorður ein sovornum grein út um árið frá hagstovuni um hvussu hvussu stóri lønarmunurin er millum kvinnur og menn og hann er enn týðiligur javnstøvunevndin hevur tikisð tað fram nakra ferð eisini og tað eru eisini nógv fleiri sum arbeiða niðursetta tíð tá ið tað er sagt so skal eg eisini skundar mær at leggja afturat at tað er ikki soleiðis at tað ikki at starvast menn innan fyri seg røkini so tí skal mann kanska eisini lata vera viða kalla tað hvønnustørv men láglønarstørv ell okkurt annað men visti mann hyggur eftir hvør eisini fyri barshul so er tað typiskt eisini kvinnan so tað eru nøkur ting sum gera tað eitt sindur trupligar í arbeiðsmarknaðin sambandi við tað mann færs nógv annað gott men tað sum er hent eisini seinnu árini tað er tað at tín lívsløn er tað sum avger hvørja pensjónd og fer og tí er tað at arbeiða við ati mann eisini hevur eina góða lívsløn er eisini við til at bøta um ellisárini so tað snýr seg eisini um kor kvinnukor eisini serliga sum røkka langt inn í ellivsár tí vist tú tjena lítið meðan tú er til arbeiðis so fert tú eina leðri pensjón og tað hevur verið diskuterað her fleiri ferð og tað er sera órættirvíst við tí so tað verður ikki tí eg vil ikki siga at akkurát hetta her bøtir um javnstøðuna og ta ma so hyggur um fíggjarlógina og særa at at tað er ein av teimum nevndunum mann hevu ikki ert so sær tað einki serligt út men eg haldi tað at tað sum er ein ein reellur trupulleiki fyri tey sum starvast innan fyri hetta her øki tað er sjálvandi tað er arbeiðsumstøður sum tey liva í altso t hava ein deildan trupulleika tað er tungt at vera til arbeiðis men men tann trupulleikin fylgir teimum eisini til hús tí ati tú fær verri lívskord tá ið tá ið lønin er lág og tú finnur nógv nógv trupullari at seta búgv og tað er nokk tað sum er blívin blívin hvuðstrupulleikin seinni árini sjálvandi tá ið tú hevur ymiskar útbúgvingar so er tað eisini í ordan at tú hevur ymiskar løn tí tú má eisini fáa eitt sindur betalt fyri tað at tú hevur tikið kanska nøkur ár eyka í útbúgving tað haldi egr í lagi og tað eru so nøkur ting mann má hyggja eftir saman við feløgunum tí mann kann heldur ikki siga tað at øll skulu hava somu løn tað tað eri eg samd við eisini ruttvang í sum hevði tóku tað fram men tað má vera ein stigi sum sum men ger saman við feløginum men soleiðs sum eg skilji so tað eisini tað uppskotið leggur upp til men tað má vera ein javnvág og tað má gerast eitt annað fyri at lytta legstu lønirnar okur hava so roynt at skotið upp á um ann setað ein pulju av til tað tað kundi ein máti men men tað er tað er tað grundleggjandi er ati tær legstu lønirnar eru forlágar eg haldi í stóran týdning at mann fær gjørt nakað við tað visimann hyggur eftir hvør tað er innan fyri hetta økið so fær tir allar legstu lønirnar so er tað í øgiliga stóran mun tey sum hava altso í eldrarøktini er ein øgiliga stórur partur av teimum altso ein heilsuhjálpari kann arbeiða verða til arbeiðis hvønn einasta dag o og næstan ongantíð kunna kom upp tað murtað e næstan møguligt sjálvt um tey arbeiða fult og tað er næstan eingin sum heldur arbeiða fulla tíð og tí verður lønin so øgiliga nógv leðri tað eru eisini nógv av teimum sum uppliva tað at tey fáa ein dag sum er styttri altso tey fáa kanska fimm tímar seks tímar arbeiðsdag sjey tímar maks altstð er so ymiskt tað er ikki bara tað at tey fáa altso her eru nøkur ting sum sum heilt strukturelt ikki eru í lagi so har tað haldi eg mann má gera nakað við og har tað er sjálvandi nakað sum eisini kommunurnar mugu vera við í tí at nógv hasi starvsfólkunum arbeiða har tað er eisini tungt ati at breyðføða sær sumheilsa røktari tað kann tað eisini vera sumnámsfrøðingur so tað eru tað eru innan fyri fleiri økir og tað er eisini sjálvandi tungt í nógvum førum hjá fólki sum eru ófaklagar tað eingin ivi um tað visti mann tekur eldraøki sum dømi so er mann sett tað seinni árini at taðer verið so trupult at útvega starvsfólk at hevur verið fleiri og fleiri ófaklærd sum eru í starvi og mann hevur eisini hoyrt neyðaróp hjá teimum sum arbeiða har um at normeringarnir eru so lágar at mann nágar ikki meira enn kanska at hjálpa fólkunum upp at tað er turr og tað er mett tað er ikki ordiliga møguleiki at skapa innihald og aktivering í gerandisdagnum alt tað sum mann veit ellars kann geva lívsgosku og tað gongur út yvir bæði tann borgarun sum tey passa men eisini út yvir starvsfólki sum gongur við kroniskur ingari saman viðtíheit og eitt annað sum mann eisini má tor at seta orð á innan fyri tað økið tað er tað at hevur tú ikki nokk ait skilkaðum starvsfólkum so hevur tú eisini nógv hægri tal av komfiligatiónum og innleggingum og øðrum og tað er dýrtur seinna enda eitt í pengarnar og ikki minst í líðing og í tí menniskjaliga tað ellars viðførar so her er virkuliga nakað sum okur noyðast at hygja uppá eisini her inni frá ikki bara úti frá frá teimum einstøku støðunum so eg veit ikki akkurát hvat mann ger men eg veit bara tað at í seinastu samgongu tá bleiv tað gjørt eitt nokk so stórt hál fyri sjúkrarøktarfrøðingarnar við lønini og tað var nogv diskuterað og kritiserað eisiniher inni frá at tað a for gert at ein bólkur fekk so so so stórt lønarligt men í veruleikanum var tað sum var skeivt í tí tað var tað at at teir eftirvfylgjandi ikki finguð tað altso bæði námsfrøðingar og hjálparar røktar onnur sum komu tað var faktikt feilurin ikki tað at hini fingu tí at tað hevði kanska verið við til at steðga altso starvsfólkatrotinum sum bara sloppið at vaksa tey seinnu árini nógv av hasum her størvunum eru eisini grundarlag at okur kunnu undir at okur hava ein væl virkandi arbeiðsmarknað vissi okur ikki høvdu heilsuhjálparar og ikki høvdu røktarheim opin til dømis ella heimahjálp úti so var tað nógv sum ikki sloppið til arbeiðis visti okur ikki høvdu barnagarðirnir opnar ella frítíðarskúlarnar so varð tað nokk sum heldur ikki sloppið til arbeiðis høvdu okur ikki sjúkrahúsini opin ella onkran sum kundi taka ímóti burnum tá tey verða fødd ella hvat tað nú er øll tey størvini eru so ótrúliga neyðug og eru tey ikki mannaði so fær okra arbeiðsmarknaður at merkja tað og tá eru okur ikki altso so kann mann snakka um kappingarføri upp á nógvar mátar men hetta er í hvørfalla eitt parametur eisini sum skal telja við tí at visi okur ikki hava hesi sturvini mánaði so broytur arbeiðsmarknaðin saman og eg noteraði mær at innan fyri eg haldi tað er einla fyrr viku síðan tá viðgjørdi mann í es tað er ikki tí eg kenni nakað til tað ella yvirhøvur skal fyrrihalda imum til tað men eg nevni tað bara har viðgjørdi mann at tað mátti vera eittannað slag av minstiløn so tað er eisini nakað sum mann viðger ímillum lond tí at opimbart eta bløðið soleiðis at tað eru fleiri og fleiri sum har trupult við at forsyrgja sær og tað eru fleiri og fleiri sum hava rættiliahugar lønir so hendan her gjógvin ímillum rík og fátøk hon honuni vaksur
sorur so so her er okkurt t hyggja eftir takk fyri ja takk her nakrar
viðmerkingar djóni nolsegði joensen gerst væl takk fyri fyri forskíðina ja hetta er uppskotið ella ei so eiga vit at gera upp við hetta her við at tey kvinnufakini sum tað verða nevnd í í hesumuppskotunum aðrastaðni at vit koma víðari frá tí vit eiga at alt sum vit eiga at kunna gera politiskt eiga vit eisini atfyri fyri at javnstilla lønirnar millum í tað tað alt er t her uppskotið springur eisini út frá tí tá ið teir manni hevur ein ein ein form niðri sum sum mann ætlar at gera uppi og og har haldi eg vit í føroyum eiga eisini at koma tað stigið víðari og vit eiga at gera alt fyri attí tað er man roydda ei forkláringum hví so fá fólk søkja innáða seg forkelja umsorganarfakini og økini og arbeiða tað er ein og at loyna tað er ein orsø og tað er lønin sum í alt for nógv ár hevur ver verið hildin nógv forleknirri so eg haldihetta er uppskotið er loymin so eigur mann politiski haldið at fara inn og siga at hesin bólkurin hann eigur at fáa
slept í í komandi tíð takk fyri
ja takk siristenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg eri samd við djóna nols joensen at mann má avtaka hendan her kjenismannareformin og eg veit gott ta t tað er altíð trupult at snakka um hettaher við hvar skal politiski myndugleikin blanda seg uppí tí mann hevur jú í sa siðvenjuna við at mann hevur ápartarnar arbeiðsmarknaðnini loysa tað sjálvur men tað eru nøkur ting sum mann eisini má gera í í einum trýpartar samstarvi og finna út av og tað er nokk so løgið at hvørja ferð tað kemur til at snakka um at geva batar til til starvsfólk so mást so øgiliga bangin fyri at politikarar blanda seg men men vist tað er eitt verkfalli ella okkurt pressar á so mást settikk so bangin fyri at koma í tingi íð heta uppskoti so tað er okkurt eisini sum ja eg veit ikki men løgtingið hevur eisini ein ábyrgd sum mann kanska
koyri for nógv yvir á feløgini takk fyri ja
takk so er tað jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja púra samd við siristenberg eg hugsi bara at fakfeløgin r lykilin og hvussu hetta kann skipast tað er altíð fakfeløginr sið mugu vera við og í dag hevur mann bara tann møguleikan sum er á arbeiðsmarknaðin við fríu samráðingunum har tú antil brúka prosent ella pengar í pengum og visi man skal lyfta ei lønarbólk upp ella inafyrði sama sama felagi so erur tað nokk í pengum teir lægstu ímóti teimum hægstu men men tað gongur ogiliga seint og og ta er tað er tann mátin sum tað verður gjørt upp á kann taka øgiliga nógv ár so visi mú skal ordiliga lyfta hest á lønarbólkarnum so má mann gera tað í í einum øðrum stigi sum er nógv
skjótari og betri takk fyri
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk til johanes joensen ja alt má sovorðið má gerast í samstarvi við fakfeløg tí einki sovorði ger mann uttan um tay tað mukur vera púra samd um sjólfylgiligt okur fingu gjørdar nakrar útrokningar her fyrri í mun til til lægstu lønirnar og niðurstøðan í tí er faktisk tað at tað er liggja so mikið lákt at tú kemur ongantíð á mál vist tað bara skal røkkast í einu samráðing har har máa onnur stig til til dømis at tú setir eina láglønari pulju av ella tú ger eitt annað sum kann lyfta tey tey lægstu tí at hitt er at siga at tú kemur ongantíð á mál tí t tey klára ikki at samráðast tað upp tí tú fer so lítið hvørja ferð so har hr máa onnur onnur stig

og so er tað helgi abrahamsen ger so vælnú tosaðu um ein lønarstiga vit tosaðu ikki um krónur og oyrir tað er ein samráðingarspurning men vit tosaðu um lønarstiga tað sigur hvussu langt upp skal ein bólkur vera í mun til aðrar og vit eru øgiliga skjót at siga hasin bólkur burtur vit lyftir upp og hasin burtur vit raðfestir spurningin hjá mær er hvør skal so ikki lyftast upp hvør skal ikki raðfestast altso vit mann skal siga tað at nú skuldu tú hugsa um útbúgving og ábyrgd og tess má vit nógv útbúgving og nógv ábyrgd sum lyftar longur upp merkir tað so at ein sum arbeiðir til eitt flakavirki tú ikki er útbúgving og ikki er ábyrgd skal ikki fylgja við og tað sleppur mann ikki undan og skal mann broyta upp á lønarstigan so merkir tað at onkur ikki sleppur at fylgja við
onkrum øðrum takk fyri
ja takk siri steinberg ger so væl takk fyri frá forkvinna og takk til helga abransen ja hetta er eingin lætt uppgáva og hon er heilt sikkurt nógv nógv lættari upp á burðinum og at tosa um enn tað at útføra men eg haldi at at tann lættasta loysnin er sjálvandi einki at gera men okur hava skyldu til at gera eitt ella annað at seta okum saman hvør fær til at finna nakrar loysnir tí okur duga gott at síggja tað í felag at tær leikstu lønirnar eru forlágar og til dømis kundi mann hugt eftir pensjónsskipanini umaftur var tað rætt at tær pensjonistarnar sum sum hava tær hægstu inntøkurnar fingið tann størsta fordeilin úr tí seinastu broytingini av pensjónsskipanini ella ikki kundi mann dømis tikið nakað harfrá til tær leikstu lønirnar eg veit ikki tað er so einur ting sum mann hvør fall kann hyggja eftir tú mann kann ikki framleiða nýggjar pengar so í sjónum fylgshøvum má mann hyggja eftir hvussu mann fer brúkt at so hesa at tað verður fordeilt at lýsini meira
eg javnt ímillum og fólk takk fyri ja
takk annika olsen ger so væltakk fyri ja eg haldi at sigur at steinberg fór væl og virðiligan runt um avbjóðingarnar við kvinnufakunum í dag og og eisini við við lønarviðurskiftum sum er jú ein tann størsti faktorin og og hetta hevur tænastumannararformið sum bleiv gjørd í nítjan hundrað og níggjuogtrýss sum nú hevur verið gott og væl hálvtrýss ára á baki tað er gjørd ein kanning niðri sum vísir tað at sjálvt um tú hevur tikið eina longri útbúgving so hava kvinnufakin ikki fingið ágóðan av tí ella tað avspeklar ikki í lønarposan at mann hevur tikið eina hægri útbúgving og í dag mugu bara ástanna tað at tað er staðtvegd tey somu lønabólkarnar sum eru niðast í her á kina tað eru námsfrøðingarnar tað eru sosiali sosialhjálpararnar og sosialrøktararnar ella heilsurøktararnar og og og sjúkrasistan er kanska koma eitt sindur longur upp men men trupulleikin er at vit skulu ikki taka hond um hetta so fugur alvorligani ein bygnaðuliga trupulleika í okkara samfelag so eg veit ikki
ja
takk siristenberg ger sovælfrú forkvina og takk til angyolsen jeri so púra samd hetta er virkuliga ein bagnaðarligur trupulleiki og tí er tað so trupult og hetta her við at sjálvt um um kvinnur hava tikið høgar útbúgvingar so liggja r hailt ater statvek aftanfyri tá ið tað kemur til lønina tá mátað verða okkurt som ringir hjá okkum og sigura her er ikki heilt í ordan og okur hava diskuterað ofta hetta her við at tað er eisini ett stórt kvinnuundirskot í føroyum altso tað kundi kanska eisini bøtt upp á tað at tað var kanska meira liviligt í føroyum visi mann hevði fingið rætt eitt sindur upp upp á ta lønarlagið sjálvandi í sí samráð við partarnr a arbeiðsmarknaðinu tað sigur seg sjálvt men tað er e virkuliga ein avbjóðing við teimum legstløntu óbólkunum at tey faktisk eisini hava útbúgving men ikki kunna forsyrgja sær og so so sígga okur faktisk nógv onnur fólk í samfelagnum sum sum faktisk ikki hava útbúgving sum kjenna nógv meir ikki tí tað er ringt at tey kjena nógv tað yvir høvur ikki tað og siga men tað eru nøkur sum virkuliga fáa for lítið í posa fyri taðsum
sum tey sum tey latast til samfelagið
ja takk so er tað rósa samøll sann ger so væl takk fyri frúk forkuna men vit tosa øga nógv um kvinnustørv og umsorgan av størv men vit gloyma eisini ofta tað at serlendan fyri barnansøkarøkið í skúlan har hava eisini brúk fyri mannligum starvsfólkum og tað sær út sum at tað er akkurát sum hann er hevur kanska tað er meira tað er størri mangli upp á at fáa menn inn á økini at arbeiða men tað kom ikki innabent tí at lønirnar eru forláar tá kvinnurnar sum eru tær klára ikki at forsyrgja sær sjálvum við sína løn og mennini klára heldur ikki at forsyrgja so at er tað tvey eitt eini hjún við somu útbúgving í eina sama øki so ber tað snøgt sagt ikki tilgjøtanum arbeiði men vit hava brúk fyri at fáa bæði kyn inn á tað sum mann kallar við umsorganum úr oyggjuni altso bæði innanfyri skúlan og eldroyggju og sjúkrahús og

ja takk siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk til rósusamussen púra samd tá mann sigur eftireit javnstøðumál so snýr tað seg um bæði tað at hon má bøta um korini hjá kvinnunum men eisini at tú skalt fáa javnstøðu í hesi fakini tí tað hevur tú slett yvirhøvur ikki í dag og og tá ið mann hoyrir hoyrir grundgevingarnar fyri hví so er tað ofta tað at lønirnir forlág og tí velja menna eina aðra leið og tað er nokk so undarligt visti mann tekur nøkur fak og hyggur eitt sindur aftur so var lærar ikki typiskt eitt mannfólkastarv og tá hevði tað millum fólk kanska eina nógv hægri tign og løn forholtsvís enn í dag har tað er blívin ein meiriluti av kvinnunum eg veit ikkium ður siga fornermun nakkran men tað er vussur mín mín kensla at tað er soleiðis so sjálvandi skal mann arbeiða við at fáa javnstøðu eisini innan fyri altso innan fyri tey ymisku økini tí tí tá verður arbeiðsumhvørvið eisini nógv betri og tvey sum arbeið inanfyri hesi økini í dag vist nú tey eru par so hava tey ikki ráð at seta búgv hvørfall í dag í havnini ella miðstaðarøkinum kanska blívur tað longu blívu trupult eisini úti um
tá hava okur eitt problem takk fyri ja takk so er tað
er hard joensen eina viðmerking gerst væl takk fyri forsvinnan eg haldi at tað er eitt áhugavert mál og eg haldi at í nógvum førum so ja tað kann gerast til til typisku kvinnufakini men eg haldi at tað er meira generett hatta er hatta er tann bólkurin av av fólki í føroyum sum veruliga stendur fyri tí at føroyingar og føroyar eru kappingarførar í móti mótvegis útheimunum nú hugsi eg serliga vinnuliga arbeiðsmannalønirnar í føroyum eru ikki høgar til dømis tað eru á einum rættiliga lugumstøði og tað verður oftatað hvørji einasti sáttmálasamráðing so vorð tað sagt viðamerkappingarføri kappingarføri kappingarføri og eg haldi at tað er eitt sindur trivielt blivið eitt sindur trivielt at hoyra nú tí tað er tað lønar lagi sum liggur á teimum legst lýnti í føroyum tað er í kussu so er ikki nakað sum uppan
eghav
sirið stendur takk fyri tey har formaður ja har eri eg so púrasta samd við erhard dønst henn hetta er tann bólkurin á føroyum sum tryggjar tryggjar kappingarføri sum faktisk tryggja tað at hjólini koyra hvønn einasta dag tí at báðir tað at vit tað at tey eru við í framleiðsluni altso allar staðni úti í samfelagnum men eisini tað at tey tryggja tær tænasturnar sum skulu til fyri at hini kunna vera úti og teirra løn eru absolutt ikki forhøvd so hjalp mann at venda hasumnar hugtakinum um kappingarføri eitt sindur av høvdi og siga at vit skulu ikki hava góða treytíki akkurát hesum fólkunum
so varðu okkara kappingar førverri ja tja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er løgtsmál nummar fýra uppskot til samtyktar um almennan lønarstiga sum vit hava viðgjørt her er einki broytingaruppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað bleiv lagt fram ja vit eru so liðug at atkvøða tað er samtykt við einogtretivu atkvøðu fyri nei orsaka vit eru einogtretivu inni her tað var tað eg skuldi siga t tað e tað er málið er falli orsaka málð er fallir við trettan atkvønum fyri átjan ímóti sostatt avgreitt frá løgtintinginum vit fara so víðari í dagsskránni og tey bær málini sum eru eftir løgtsmál nummar hálvtrýss og løgtsmál nummar einoghálvtrýss tey verða viðgjørd undir einum tey verða viðgjørd undir einum tað er uppskot til eykajátanarløgslóg fyri desembur tvey túsund einogtjúgu og løgtsmál ma einoghálvtrýss uppskot til løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi tólv ár og eldri vit komu til føroyar og vit skulu hava framsøgu fólk sum málini verða viðgjørd undir einum

til viðgerðar eru eru tvey uppskot undir einum numar hálvtrýss og nummar einoghálvtrýss ø nummar hálvtrýss tað er ein eykajáttanar lóg fyri desembur øhog hon snýr seg um tíggju milliónir krónur

társjótartilbúgvingin sum hevur søkt um tvær og eina hálva millión til koronakanningar við markið

tað var soleiðis at upprunaliga so mælti koronala ella farsóttartilbúgvingin til at tað vóru bara tey sum ikki høvdu koronapass sum skuldi

nú hevur mann so broytt støð til at frá sekstanda desembur og árið út so skuldu øll kannast við markið og til tað hava tey brúk fyri tvæ r eina hálvar millión og hin eykajáttanum tað er frá sjúkrhusverkinum tað er eisini upp á korona kanningar tað vísir seg at trýsti á at blíva kannaður fyri korona tað er enn líka stórt tað er kanska størri enn tað hevur verið nakrantíð visi okur hyggja eftir einum degi sum í gjár so vórðu trý túsund fólk kannaðu í føroyum av teimum trimum túsund tá fann man fýraogfjøruti

í eykajáttanarlógini fyri oktobur tá varð biðið um átjan milliónir til hetta her endamálið og tá játtaði meirilutin í fíggjarnevndini bara tólv tí mann ynskti at fáa tí man ynskti at fáa eina vegleiðing frá frá myndugleikunum um hvør tað var ið skuldi kannast og hvør ikki skuldi kannast í og tað var í eini vón at mann fekk talið á teimum so lóta ikki kalnað niður men fyri tað fyrsta so dróta út við at fáa gjørt hesa vegleiðingina eg haldi at tað tók eina trær vikur og fyri tað næsta so haldi eg at mann hevur ikki verið so mann ikki dugar serliga væl at atlýst við hesari vegleiðingini úti í almennu miðlunum hon liggur sikkurt nokk á einari heimasíðu onkustaðni men eg haldi ikkiat mann hevur gjørt gjørt sær ómak við at lýsa við tí um tað er tað sumger at tað statvekk eru so nógv sum kanna seg tað skal eg tað dugi eg ikki at meta um meni eg haldi at tað eru fleiri fleiri sum halda at hetta her við at so nógv lata seg kanna sum sumsum tað er eru fyri tíðina umleið trý túsund og kulda minnast til at tá ið trý túsund fólk kanna seg ein dag so kostaður tað landskassanum seks hundrað túsund taðvilsiga seks hundrað túsund hvønn tann einasta dag til kanningar tað skal mann bara vera uppmerksomur

hvørt tað er ráðiligt at so nógv kanna seg ella ella ikki tað er nokk ein individuellur spurningur tað veldst um eyguni sum síggja mín persónliga meining er tað at at eg haldi at tað er sera nógv og tað fáast eisini nú kvikktekstur sum fólk kunnu kunnu keypa sum ikki eru so dýrar og sum eru rímiliga álítandi í hvussu so er hevur hevurlandslæknin sagt tað at visi tú tekur tvær sovorðnar testir kanska við einum degi í millum so er sandlíkingin rættiliga stór fyri at at hon er esonn men hvar um alt er so er so er altso nú umbøn um sjey og ein hálva millión til kanningar árið út í staðin fyri ella í mun til tær seks milliónirnar sum tá roknaði við í í eykarjáttanin fyri oktobur so okur hav avgjørt hetta her fer ikki hetta fer direkta víðari til aðru viðgerð ella hetta fer ikki í nevnd

men eg fokur fara so at taka undir við hesum her tí her er nokk løpið er kort sum hann sigur her er einki at gera streymurin av til tey sum skula kanna seg hann sær út til at halda halda við og og í hvussur ikki minka so so pengarnir verða brúktir so ella so so kunnu okur akkurát tað sama taka og játta tær her inni tí tað letur ikki til at tað eru pengar aðrastaðni í systeminum sum kunnu fíggja hesa her meir útreiðsluna til lansjúkuahúsið øhitt málið nummar einoghálvtrýss tað er eitt uppskot til lígslóg um tíðararmarkagjald á ferðandi sum er tólv ára eldri sum koma til føroyar altso við markið og har hevur mann so gjørt av at mann vil lata fólk sjálvur faktiskt betala fyri tær kanningar sum verða gjørdar við markið hetta er ein ein lóg sum áleggur ferðandi tvey hundraðog hávtrýss krónur fyri hvønn ferðandi við komu til føroyar sum skal halda tær útreiðslurnar sum standast av kanningini

haldi at tað r farsóttarnevnd sum r komið við tilmælunum um at at okur skulu kanna við marki fram tileinogtretivnda mars í tjúgu tveyogtjúgu og hetta er so ein eineitt uppskot um frá fíggjarmálaráðnum um at fáa tey tey sum verða kannaði til at gjalda fyri hetta sjálvi og
eisini at taka undir við takk fyri harra formaður ja takk so er tað
viðmerkingar brandur sandoy ger so vælja takk fyri takk fyri harra formaður eg haldi at vit nú endaliga kunnu staðfesta at løgtingið hevur absolutt einki at siga í hesum málinum um koronu og um hvat fyri pengar verða játtaðir til at testa fólk í føroyum tað er ein avgreittspurningur man testar akkurát so nógv sum mann hevur hug til og løgtingið má bara ganga sum ein stepilklokka aftaná og siga at hetta er deiligt og hetta kemur at kosta okkum tvey hundrað milliónir krónur næstuár eg hopi at fíggjarnevndarformaðurin er klárur yvir tað og møguligvíst hevur hetta við í í í fíggjarlógini tí ati í mínari verð er hetta so mikið lagt úti ati mann ger ikki tað sum eg samtykt her á løgtingi at mann avmarkar hesar kanningarnar man hevur møguleika at at lata tey sum noyðast at kanna seg fáa tað fyri einki og so øll hini tí tað eru fult av fólki sum kanna seg
halda vit ikki
erhard joensen takk fyri teir formaður eg má siga tað at eg eri nokk so samdur við brandur sandoy í at mann sum løgting so stendur mann her í hesum førinum sum ein stemplplakka læknafakligi myndugleikin sigur ferð eftir ferð ja men testa testa testa og tað er tað sum fólkið ger og í ólíkum mát og sum brandur eisini brandur sandoy eisini er inni á at tað verður nógv testað til stuttleikar tað verður nógv testað av feløgum sum siga tit sleppa ikki inn her uttan tit grava eina test tykur vistu ikki skulu á til jólaborðhald saman við ok so skulu tykkara av og vísa eina test og so víðari og so víðari og eg kundi hildið fram eg haldi at tað er skeivt eg haldi at hetta er hetta er ein skeivur vegur at ganga og tá ið okur hava biðið heilsumálaráðið um at gera eina vegleiðing sum sigur præcist hvør tað er sum skal kanna seg og ikki er so hevur mann hvussu møguleikan fyri at gera tað og at lýsa við tí soleiðis at fólk eru greið yvir at ókey eg hoyri til ein av teimum sum skal testa meg ókeypis og so kundi mann til dømis lagt á gjald á tey sum ikki hvarum ikki er neyðugt men tey sum testa seg allíkavæl so trúgvi eg at trýstið á testingin hevði farið niður og eg haldi at tað er hvussu er eitt av teimum amboðum man verður noyddur til at fara og seta í gildi tí ella kemur hetta her at sláa botnin undan fíggjarlógini til komandi ár við seg at her sleppur at halda áfram
langt inn í komandi ár takk fyri
ja so er tað beint ta lovið takk fyri hra formaður nei eg hugsa at spyrja er at joensen tað ljóða sum um hann heldur at tað verður ov nógv kanna vart ikkin tað er rætt skilt og at tað ljóðar sum um er at joensen heldur at fólk kanska heldur í staðin fyri at fara lata seg kanna har eg skuli brúka skundtestir so at hugs at spyrja er at joensen um hann fer at gera eitthvørt fyri at fyri at tað ikkiskal bera til at lata seg kanna so lætt ella hvat hugsar her at joen
takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður deperogrensa hvat ið eg sjálvur kann gera men eg vildi altso ein ein loysn í hvussu so er sum liggur fyri hondina tað er at mann setir eitt ávíst brúkaragjald inn fyri eina test tað pjóðust ikki at vera kanska tvey hundrað krónur per per test men tað at tú setir okkurt brúkaragjald á tað at tú testar frísk fólk í flang tað gevur onga meining okur vita hvat ið kostnaðurin er fyri landskassan og okur síggja tað at hann bløðir nú seks hundrað túsund krónur út um dagin í testing og av trý túsund testin so finnur mann fýraogfjøruti fólk tað vil siga at tað eru sjálvandi vis jokur testaði tíggju túsund so funnu okur kanska hundrað fólk tað sigi eg ikki men okkurt eigur at gerast til tess at at fáa hendan her hendan kostnaðin niður tí tað eru altso aðrir møguleikar millum annað kvikktestirnar sum eru rættiliga álítandi sum fólk kunnu keypa sær og eg havi sjálvur brúkt tær nakrar ferðirnar og tað haldi eg at fólk burdu farið at umhugsað
eisini takk fyri siri stenberg
ja tað er nokk tað at mann hevur sett hetta koronupassið í gildi sum eisini ger tað at fólk noyðast at vera testaði feri at sleppa inn til ymisk ting tí tað er øll møguligt sum krevja tað nú so tað tað tað er eitt sindur undarligt at mann báði setir ta í gildi osiu nei sleppu ikki at kanna teglla soleis tað er eitt sindur tað tað má mann so gera upp við seg sjálvan men sjálvandi skal tað vera við skili men men tá ið mann tók pengarnar av seinast tá var tað faktisk í meðan smittutrýstið var nokk so høgt sum tað var forventligt at tað kom aftur eina eykajáttanár umbøn men so er taðhetta her við at leggja brúkaragjøld á arbeiðið landsstýrið við tí síðsta stendur sum eitn tekst í í eisini fíggjarlógini verður tað arbeitt við tí lal eg tað bara eitt ynski ella tí tað var eisini eitt ynski um at mann skuldi avmarkað kvor testtasci tað hendi heldur einki ordiliga við tí so verður tað gjørt nakað við tað ella eta meira
tos
erhard joensen takk fyri formaður øviðvíkjandi gjaldinum so verður tð ikki arbeitt við tí nei tað er eitt eitteitt okur hava tosað um millum annað í fíggjarnevndini hvussu mann skuldi fáa avmarkað tað ø so nei tíverri men eg haldi at at tað at mann mann bað heilsumyndugleikarnar tá í tá ð ið fíggjarlógin nei tá ið eykarjáttarlógin fór ígjøgnum síðst um at gera eina vegleiðing og at tað tók so langa tíð at gera hana tað tók hann fjúrtan dagar og hon verður øgiliga lítið øgiliga lítið úti ímillum fólk eg trúgvi ikki at at fleiri inni her anna iki hvar hn er hendan vegleiðingin og tað haldi eg er for vánaligt og tað haldi eg faktiskt er átaluvert at mann ikki gongur eftir teimum báðum sum løgtingið setir tí eitt er at gera eina vegleiðing men ein vegleiðing hon má út millum fólkið hon má lýsast við fyri at fólk skuldu taka eina til sín og tað er í hesum førinum ikki gjørt og tað er sikkurt nokk ein av grundunum til at at andtalið av teimum sum testaðu seg ongantíð fór niður sum mann ellars hevði forvæntað
takk fyri ja takk
so er tað pállareynatúgvu sum fæorðið gersovæl ja takk fyri formaðurin ja erhard joensen formaður í fíggjarnevndini hevur greitt frá hvørjum mál hetta eru sum til viðgerðar um tíðaramarkað avgjald á ferðandi tólv áru eldri íkomandi føroya sum skulu gjalda tvey hudrað og hálvtrýss krónur fyri hvørja kanning við landamarkið og so meira pengar til koronatilbúgvingina og tað tað er eitt sindur harmiligt haldi eg standia her tríggjar vikur seinni og ásanna at mann fekk rætt upp á teir pástendrnar sum hann hevði fyri trimum viku síðani tí tá skuldi fíggjarnevndin onkursvegna tak um stýrisvølin á á koronu ella farsáttararbeiðinum og játtað eina aðra upphædd enn tað sumlandsstýrið hevði biðið um fíggjarnevndin skar tá seks milliónir av teirri umbønini sum var komin frá landsstýrinum ella frá landstýrismannum í heilsumálum við tí úrslitið at tað sum tá æt seks milliónir nú eitur sjey og ein hálvmillión

tað mil siga tað tað var tað var betur ógjørt nú eru útreiðslurnarblovinir uppaftur hægri enn tær vóru tá upprunaliga men tað eraltso erard joensen sjálv erði inni á tí og og fleiri onnur við hetta her við leiklutin hjá løgtinginum í sambandi við hesai koronu farsóttina eg haldi sum heild leiklutin hjá løgtinginum í mun til ta uppgáva sum løgtingið hevur sum eftirlitsmyndugleiki mótvegis landsstýrinum tí sum tað stendur í

stykki tvey í grein trýogfjøruti eingin útreiðsla má verða goldin uttan at heimild er fyri henni í teirri fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg ið er í gildi tá ið ávíst og eg haldi við míni bestu sannføring at at tingi í fleiri førum loyvir landsstýrinum at fara út um hesa heimildina sum mann hevur í stýriskipanalógnu og eg ivist ikki í sjálvur at hettar er eitt av teimum málum eisuni hesar her pengarnar sum mann biður um nú frá løgtinginum er púra sannførdur um at ein stórur partur av teimum pengunum er brúktur og tað plagdi at merkja tað plagdi at merkja at tað fekk avleiðingar fyri tann sum ábyrgdunum hevði so hevur tú brúkt pengar hjá føroyska samfelagnum sum tú ikki hevur heimild fyri at brúka sambært grein trýogfjøruti stykki tvey í stýrisskipanalógini so eigur tað at fáa avleiðingar men eg dugi ikki at síggja nakran inni her sum onkursvegna roynir at hevja ta flaggið skipanirnar vegna vit vit mugu øll taka ábyrgd av skipanini sjálvandi vit í andsstøðu men men vtey sum sita í samgongu ikki leggja í at at taka ábyrgd av skipanum sum vit sum vit øll hava arbeiða eftir so verður tað trupult hjá okum í andsstøðuni at gera tað vit kunnu sjálvandi koma við so framvegis men tað innaneftirlitið sum skal vera hjá løgtinginum mótvegis samlaðu politisku skipanini tað má eisini virka og hetta her hesar játtanirnar sum dag tar eru eitt greitt dømi upp á at tað ikki virkar tað tykist sum at at fatanin er um atgrógva føst hjá landsstýrinum um at man bara brúka pengar sum mann vil og so útskrivar mann rokningin til løgtingið eg má man royna at minna á at tað er ikki ikki soleiðis tað fungerar altso vit hava játtanarlógur og fíggjarlógur nettugp fyri at áseta landsstýrisfólkum hvat tey kunnu brúka aftaná tær samtyktar men absolutt ikki árið áðrenn skal mann halda sæg til tann karm sum er galdandi tann dagin mann situr so so hetta er hetta er eini ein ómetaliga keðilig støða tí hvat hvat hendir nú hesum løgtingi vel at siga nei vesi løgtingið sigur nei til at játta hesar pengarnar sum vit viðgera í dag og landsstýrismaðrin hevur brúkt teir

men men tað tykist sum at tað er sum at tað plagar at vera tosa um glíðibreytir nógva aðrastaðni aðrastaðni men eg haldi at tað e einki ivasot í at tá ið vit tosa um um ta fíggjarligu stýringina so eru vit av álvara á veg eftir einari glíðubreyt og spurningur er bara hvar h hendar tí tað sá út til at er hvussu tað ta tíðina sum eg havi verið á tingi aftur nú hevur tað verið ótrúliga nógv lættari hjá landsstýrinum bara at at koma og krevja pengar frá tinginum ella at siga a vei vit hava brúkt pengarnar tað er ikki ein nøktandi skipan so mugu vit revidera skipaninag siga valtso vit kunnu ikki hava lógir sum vit sjálvi ikki arbeiða eftir tað bertil altso antila hava vit lógir sum vit arbeiða eftir og inninnrætt okkum eftir ella mugu vit broyta lógirnar soleiðis at tær passar betri til tann veruleikan sum vit onkursvegna loyva

so vit eru nokk øll púra samd um at vilja gera tað sum vit kunnu fyri bæði at fáa at at víkja í longdini og at vit fáa gjørt møguleikar fyri at fáa testað ella kanna okara borgarar so væl sum gjørdigt bæðivið landamarki og aðrastaðni men samstundis kunnu vit ikki bara siga at at at korona er ligvið ein blankukekk til til til landsstýrisfólk bara brúka pengar úti í stus mannagongdirnar muguvu rættar og í hesum førnum haldi at tað er øgiliga lítið at ivast í at tað eru fimtan dagar eftir til árið er liðugt at skal mann klára at brúka allar hesar her tíggju millióninar krónurnar í inniverandi ári tað er í eina eykajáttanalóg so so er so er tað okkurt sum bendir á at pengarnir longu eru brúktir og so eru teir brúktir í heimaldaloysi eg ætli mær ikkiat rengin at nakar landsstýrisfólk út á snórð ella enn minni í ein golga fyri hettar her men eg haldi ikki athendan gongdin kann halda fram tí hetta er aðrur ferð innan fyri ein mánað at vit viðgera faktikt tað sama at vit viðgera pengar til farsóttararbeiði sum eru brúktir tað er snøgt sagt ikki nøktandi formaðurin hevur spurt meg formaðurin í fíggjarnevndini um vit taka undir við at hetta málið kann fara beinleiðis til aðru viðgerð og tað er eg slett ikki avvýsandi fyrr tað haldi eg vit kunnu tí sum stansurin á málini er ikki eru ikki truplari so men eg haldi sanniliga at her upp á tíðina at samgongan fær skil á á tey játtanarligu viðurskiftini og og penganýtsluna tí tí hetta er ikki hetta er ikki ein leistur sum kann halda fram í
longni takk fyri formaður ja takk
siri stenberg fær eina viðmerkingg takk fyri hara formaður ja eg eri glað fyri røðina hjá pollareynatúgvu tí tað er viktigt at at mann pá einlanan máta virðitig skipanir sum mann sjálvurn sett visti mann yvirhøvur vildi hava eitt vælvirkandi fólkaræði tað eru ikki meir en nakrir dagar síðani at okur viðgjørdu eina eykajáttan sum var yvir hundrað milliónir og tá var tað knappl hálvfjerðs milliónir sum vóru til heilsuverkið ogtað er nakrir dagar eftir av árunum hvussu kann mann náa ella hvussu kann mann siga at mann ikki hevur brúkt tar eg nú skal ikki pástanda nakað men tað ljóðar ótrúligt vissi mann klárar at brúka tær hálvfjerðs milliónar tá ið til teir fáu dagarnar sumer eftur so tað virkar eitt indur undarligt tí at eg kann bara fortelja frá mínar egnu tíð at ta tað e einafer mangla sjey milliónir tá mátti virksemið skerjast

pállareynatygja takk fyri formaðurin til syrgi stendberg ja tann e júststytsrin og eisini tann sjálvjustytrin sum sum plagdi at vera eg sigi ikki at alt bara hav verið einglar sum hava umsitað játtanina hjá løgtinginum fyrr men tað var hóast alt ein gjøgnumgangandi jútstytsur sum var sum var munandi munandi kman siga harðari ella kontantari enn tar í løtuni tí løtuni tykist tað sum tað er øgiliga lætt bara at at brúka pengar og so aftaná spyr manninum mann kann fáa tað

ja so er tað erhard joensen takk fyri formaður og ein partur av hesi her mairnýtsluni sum nú ger at landskassin bløðir kanska seks hundrað túsund krónur um dagin stendst av at meir og minni til feldig fólk í samfelagnum koma og siga tað at hvussu viktigt t er við testing og tað eru fólk sum kanska ikki hava hava endiliga ábyrgdina av at av av av av farsóttartilbúgvingini til dømis og og ta ger tað kanska enn ov nemmari og lættari hjá fólkinum og har sakni eg veruliga at mann hevur ein politikk frá frá myndugleikunum sum sum sum innsær at mann kann altso ikki brúka man kann ikki hava eina skipan úti í samfelagnum koyrandi sum líkasum flýtur oman á øllum øðrum skipanum sum brúka seks hundrað túsund krónur um dagin til til testing av í nógvum førum frískum frískum menniskjum so

pállareynativu ja takk fyri formaðuri ja eg haldi at náttúran í leiðslu og og valdið er ofta soleiðis at at um tey sum skulu brúka valdið og leiðsluna ikki gera tað so er tað bara onkur annar sum tekur sær til rættir sum brúka tekur sær tað valdið sum mann skal hava so tí er tað øgiliga týdningarmikið at teir persónarnar sum vit velja at hava leiðsluna í okkara samfelag at teir liva upp til ta ábyrgdina liva upp til ta leiðsluna sum hann skal hava og tað valdist mann skal hava tí annars ver tað soleiðis at ein og hvør tekur seg til rættis í skipanini og sigur at eg taki mær bara henda bitannavaldinum oghendan bitanarvaldinum eg hesa leiðslufunktióninar til hasa leiðslufunktiónina og so vita vit øll hvussu skjótt tað eru at at at tann reyði tráðurin í samfelagnum fyrr altso tað at vit hava bygt upp ein skipan við við við einum fólkavaldum løgtingi og við eium landsstýri tað er ikkieit tilvilt tað er aftaná nógva drúgva tíð har sum mnn roynir at finna ein góðan loysn og tað
skulu vit ikki bróta niður takk fyri
beintarløgu ja takk fyri eg eri so metaliga fegin um at pállareynartúkur veruliga torir at taka hendan her problematikkin upp við at tað er sum um at pengarnir verða brúktir og so skal løgtingið játta tað aftaná at hvussu hongur tað saman við um sum at siga við valdsbýnum í mun til at her er við at løgtingið skal vera tað lógkennandi hvussu hongur tað saman við at løgtingið okkurt hevur mann hyggja at meðan eg veit ikki um formaðar fíggjarnevndir sigur at seks hundrað túsund fossa út úr landskastaðnum um dagin altso hvussu heldur málarinna tikið at løgtingið er tikið nóg væl við inn í tað tann spurningin og so hugsa eg eisini nú verður sagt tað her við onkur meira ella minni til vildarlig krevja kanning
er eisini tilmæli frá landsstýrinum millum annað um at ert tú ikki koppsettur ja men so mást tú hava eina negativa koronutest fyri at sleppa inn og tað er eisini farsættarnevndin sum setir krøv og farsættarnevndin tað er so at gonga í yvirtikið málsøki takk fyri
pállareynativja takk fyri og takk fyri beintu jacobsen tað er øgiliga týdningarmikið at landsstýrisfólk liva upp til tað ábyrgd sum tey hava og tey eisini liva upp til tað býtið sum er millum løgting og landsstýrið tað er ein orsøk til at vit hava ta skipanina og vit skulu virða hana og lata vera við at at at so ella so niðurlaga tey tey skott sum eru ímillum vit kunnu altíð finna ómetaliga góðar orsøkir til at at brúka pengar av øllum verðsins slagi vit kunnu taka sálarsjúkufólk vit kunnu taka krabbamainsrakt fólk vit kunnu taka brúkarar innan fyri crtervsøki sum sum eru í svárari neyðu so framvegis men felags fyri øll er at fyri at vit skulu brúka pengarnar so mugu tær verða játtaðir sambært stýrisskipanarøgini og tað kunnu vit bara gera við at brúka tar røttu kanalurnar tað er at fara í tingi og lata tingið viðgerða um tað er sinnað til a
brúka pengarnar ella ikki takk fyri
jákop mickersen harra formaður eg eri rættiliga samdur við pállareynatiku í at respektin fyri skattgjaldarans krónum er er faktiskt narmast burtur tað sær út til at tað er tað brúkar pengar sjálvt um tað ikki játta at tað ger mann bara tí at mann heldur tað er í lagi og tí átti mann í veruleikanum slept yvirhøvur ikkiat játta hesar pengarnar fyri at líkasum stramma í men vit hava kanska ein annan møguleika sjálvandi vita vitt gott at at koronastøðan hon er heilt serlig og tað er øgiliga ringt at vita akkurát hvat ser hvat g ikki er men eg haldi veruliga at løgmaður átti at hugt eftir um landsstýrisfólk halda seg til ta játtanina og fíggjarmálarárðrinum eisini og at mann í minsta lagi gevur landsstýrisfólkum sum ikki halda seg til ta játtanina tey havt fingið eina ávara

takk fyri formaður ja vit skuldu kanska hugt eitt sindur inn eftir eisini jagun mikkelsen báðir sum sum løgtingsmenn tí tað er í veruleikanum okara uppgáva at hava eftirlit við við landsstýrinum hvat landsstýrið geri likki og landsstýrið heldur millum annað um tað heldur stýrisskipanalógini likkju og eg haldi at her eru tekin rættiliga rættiliga greið um at hesir pengarnir teir eru brúktir hetta ikki pengar sum vit fara at brúka so so ð tað er líkanógv uppgávan hjá jagum mikkelsen og mær sjálvum at fortelja teimum sum vit hava sett at um tað eru vit ella onkur annar sum hevur sett í landsstýrið á stjórnuna at mann brúkar altso ikki pengar í tí føroyska samfelagnum uttan at mann hevur fingið heimildir til tess í fíggjarlóg ella í eykajáttaninar løgtingslóg tað eru okara uppgáva
og tað haldi eg eisini landsstýri at taka til sínum takk fyri nýggja takk so er tað jorgur niclasen
mð sum fær orðið gersovæl ja harra formaður nú komi spurningurin upp við kriminalisering øog eg má bara siga at visu vit hyggja eftir teimum játtanum sum eru her so er tvær komma fimm milliónir til kanningar av ferðandi til føroya og tær kanningarnar mær vitandi byrjaðar í dag so og tann parturin av tí tað er lógarbundið tað vil siga at farsóttarnevndin hevur við løgtingsin samtykt faktiskt fingið heimild at nærmast lógarásetingar heimild tí at vesi farsóttarnevndin sigur at fólk skulu kannast á flogvøllinum so sigur farsóttarlógin at landsstýrið skal betala og og tað er er at siga haldi tað líkist longum at at ein ein nevnd skal kunna áleggja landinum útreiðslup á tann mátan men soleiðis er tað og vit í løgtinginum og landsstýrinum halda at atferðandi eiga at rinda sjálvi og tí er hitt uppskot sum er til viðgerðar at frá fyrsta januar so skulu tey rinda sjálv tað er tó hent tað gleðiliga at mann hevur forhandlað seg til ein betri prís so frá at tað fyrr frá tí privata veitaranum kostaði trý hundrað og tólv krónur fyri hvørja kanning hevur mann megnað at forhandlað tað niður á tvey hundrað og hálvtrýsskrónur per kanning tað er sera gott so heftar ein lógarbundin og um løgtingið sigur nei jamen so sigur hin lógin at landstýrið skal betala óansæð so komi eg til koronu kanningar har eri eg samdur við teimum her tingunum sum siga at mann ikki hevur lurtað nóg væl eftir løgtinginum tí løgtingið játtað jú minni enn mann bað um og tað vil siga at løgtingið bað um at fáa talið avmarkað og mann brúkti eg haldi ov langa tíð men kom so við einari vegleiðing sum sigur at fólk sum skulu lata seg kanna tey skuldu tey skuldu antin hava eyðkenni altso taðvsiða sjúkueyðkenni tey skuldu verða kanska víst á frá lækna ella frá frá landslækna tí tey høvdu verið nær kontakt og annan dag fyri ferðandi og og sovíðari meðan fólk á hinari síðuni sum skuldu sum eru ambofalari at brúka kvikktest men har eru fólk sum ikki hava um som at siga tey eyðkenni altso tað vil siga at fólk sum bara vilja kanna seg fyri sikraskyld tey skulu brúka eina eina kvikktest men tað hevur ikki verið serliga nógv reklamerað við tí talvuni og beint áðrenn eg fór upp nú so prøvaði líka leita á netinum eg kenni talvuna eg at segða hana men men up á upp á ta løtuna eg hevði kláraði seg ikki at finna hana so hon er ikki lætt at finna um mann hevur gjørt øgiliga lítið burturúr at fortelja um hanna tá tað so kemur til at at mann sigur at hesir pengarnir eru brúktir so má eg so siga at tað er ikki rætt tað er ikki rætt tí fyri tað fyrsta so verður hetta játtað á eini kontu sum er sjúkrahúsverk føroya landssjúkrahúsið tað er ein kontu sum er átta hundrað og sjeyoghálvtrýss milliónir og tað vil siga at tær pengarnir eru ikki brúktir enn men vissu alt virksemið koyri víðari til ársenda og mann ikki játtar hesar pengarnar og allíkavæl ger kanningar so fer at mangla í øh og tá ið mann nú setir sjey komma fimm milliónir á her so er tað eg haldia er harmiligt at at at at at mann ikkihevur sett avmarkar í kanningum tá løgtingið bað um tað men hartil mann eg komin nú tá eg so spyrji um tað hvat hendir nú vissi løgtingið sigur nei tí tað má løgtingið altíð hava møguleika til og tað hevur løgtingið eisini møguleiga til í hesum men so verður eygablikkiliga øll kanning steðgað og og tað er nokk ikki rímiligt at siga við løgtingi altso tað er altso her og ú tað er í dag ella steðga vit øllum kanningum tí vit mugu nok kapa kanningar víðari so men eg vildi bara pointera at tá tað nú hava sagt at pengarnir eru brúktir so so er teg ikki rætt í hesum førinum men at siga við løgtingið alt so eg játta tit ikki at her í dag so steðga vit alla øllum kanningum í morgin tað er ikki ordiliga pent men men men altso stýrisskipanarlógini eru ikki brotin við teirri vitan sum eg havi
á júst hesari eykarjáttan takkfarmað
beintalov eina viðmerkingja takk fyri eg hugsaði at spyrja landstýrismannin eg veit ikki um hann fær svara yvirhøvur uppá hendan spurningir her tí eg hugsaði bara etsum ati eg haldi formaðurin í fíggjarnevndini eg haldi a hann nevndi at tað kanska fór at kosta eini tvey hundrað milliónir komandi ár viðviðiskoronukanningunum um eg havi skilt tað rætt ávar tað var ein annar fólkaváksmaður samangerði men fær landsstýrismaðurin sagt nakað um hvussu nógv tað fer at hvussu nógv tað ferð avi kosta komandi ár eru
nøkur meting um tað hevur landsstýrismaðurin tey nýggjast tølini takk fyri
ja eingin veit hvussu leingi hetta fer at vera men um vit brúka tølini frá í ár og siga at næsta ár fer at kosta líka nógv at mann líkasum framskrivar ári í ár til næsta ár so tosar mann um samlað fyri alt á heilsumálum eg haldi eg sá eitt tal sum var einar sjeyoghálvfems milliónir krónur men á fíggjarlógini sum bleiv samtykt í aðru viðgerð har eru settar av nakrar og fjøruti milliónir eg havi ikki tali hjá mær her og tað er til at dekka sjálvandi tað við koppseting og so víðari men tað er til at dekka allar kanningar í tríggjar mánaðar og eingin veit hvussu leingi hettað varar eg fái meg bara ikki at trúgva at tað sum gongur fyri seg í løtuni við hesi testingini og so víðari fer at vara alt næsta ár eg trúgvi at tá ið tríggir mánaðir eru farnar to eiga vit at vera komin
mena mál
hennigoldja harra formaður tá ið ið mann kannaði við landamarkið tá var tað rættiliga avmarkað hvat nógv fólk testaði seg tá tosaði mæl hundraðvísarfólk og nú tosar mann um túsundavís aftaná mann avtók tað hevur ikki løgmaður la landsstýris skyldana í at mann avtók kanningar við landamarkið tí at eg trúgvi ikki at nakar føroyingur helt tað vera skilagott uttan tey sum tóku avgerðina og og og visti mann nú hugsar hesar nýggi ovicrbadianturin á tá ið altetta fólkið kemur til føroyar r innan fyri nakrar fáar dagar altso tað er púra natúrligt at mann kannar við landamark sjálv fylgil mamma tað tað vildi vera heilt vanviðtigt at t at givist at kanna tað nú hvar ein streymur av fólki og og øll londni undan um vour eru komnir heilt í neyð av hesum nýggja variantini so fór altíð verðini mátti ok ikki fara nú at at snakka um at at fara fara á og gevast at kanna

jørginiclasen ja harra formaður tað verður kannað við landamarkið nú øll sum koma inn og men tað talið sum kanska meira skrekkimegi as tað er at yvir trý túsund fólk hvønn einasta dag kanna og landið skal rinda seks hundrað túsund krónur fyri tað tað fortelur mær at tað eru ræðuliga nógv sum kanna seg bara fyri sigraskyld og sikkurt ofta men akkurát tað sum hennrik old nevnir at á flogvøllinum tá mann skuldi hava konvisti mann ikki hevði koronapass so bleiv mann kannaður og og tað gjørdi so tað at tað vóru bara hvat seks átta persónar úr hvørjum flogfari sum blivu kannaði og hini spurdu um tey kundu blíva kannaði men tá ið tey fingu at vita at tað kostaði so var indressan ikki so stór meir eg trúgvi at eitt brúkaragjald hevði kunnað tálmað at tað bleiv testað óneyðugt tí tað er eg ikki iva um
hvat tað verður í dag
erhard joensen takk fyri harra formaður visu mann tekur tar síðstu tveir dagarnar so eru hvat gott fimm túsund fólk testaði føroy tíggju prosent av fólkinum í føroyum er testaði upp á tveir dagar tað kostar eina millión men men altso talið forsetin tavil siga okur hava testað allar føroyar upp á eina góða viku okur blíiva við tað sum okur tastað allar føroyar fjúrtanda hvønn dag onkur klokka burdi ringt onkustaðni sum segði tað at hetta her ber altso ikki til shetta er
skimtið fór langt úti
ja harra formaður eg haldi eisini elt langt úti altso tað er ikki fyri nakra aðra sjúku at mann hópkannar frísk fólk altso vanliga tá mann kannar fólk so er tað tí at har eru onkur symtomur men her skal mann bara kanna øll og eg haldi a heta er farið for langt mann hevur gjørt eina vegleiðing og tí eigur mann at kanna tey sum eg eg nevndi nøkur dømir og sjúku eyðkenni og so framvegis sum havi brúk fyri at testa seg og og tí má mann koyra kraftaðar fram við tí at avmarka talið á tekstum tað kann mann gott gera tí tað ger mann jú í dag mann horðdi e um at fólk sum ikki fáa tíð og kviktekstur er altso ein ein fín loysn tað havi eg prøvað sjálvur tað kosta ikki serliga nógv í mun til hesar og tað eigur at verða víst á tann vegin tí tað at kasta testað í miðal allar føroyingar eina ferð um vikuna tað er altso ikki skilagott hvørki so

gerso vælja takk fyri formaður viðhvørt skilji ikki ordiliga landsstýrið ella landsstýrismannin sum í hesum førinum so landstýrismaðuin byrjaði við at siga at at at í orðaskiftinum varð tað lagdur eini kriminaliserandi tóni inn tað vóru bara tveir røðarar sum høvd verið uppi so tað ervur formaður ím fíggjarnevndini ella undirritaði sum sum hevur havt tann tónavn og tað haldi eg púrasta misskilt eg haldi tað at tað vísir eisini eina eina eina vantandi virðing fyri tingini at at ein landsstýrismaður kann koma upp og siga tað tá ið mann vísir á at fyri tað fyrsta at mann ikki ætlar at heingja nakran uppí an golga tað var ikki tað sum var boðskapurin hjá mær men boðskapurin var at visti nakað at at royna at hjálpa landsstýrismanninum at at at onkursvegna fáa ein neyðugan jú styts í mun til tað at halda landsins lógin og tað eigur eitt landsstýrisfólk at taka til sín at vera eyðmjúkt um og og og onkursvegna innrætta seg eftir heldur enn at fara í kríggj eg má siga eg skilji ikki eg skilji ikki tann hugburðin her tað er eitt annað sum er broytt tey seinnu árini at at landsstýrisfólk eru byrjaði at uppfata landsstýrissessin sum seg sjálvan tað er bara ikki tilfari ein landsstýrismaður hevur ábyrgdina av eini heilari skipan á einum heilan samfelag og skal svara fyri samfelagið tað svarar ikki bara fyri seg sjálvan tað tykist um at tað er blivin ein tendensur at at at landsstýrisfólk komu upp her beint og føra eitt persónligt kríggj av einum øðrum slagi og tað er tað er púrasta v síðurnar av í forholdt ta skipanina sum sum eg hvussur traðkaði inn til fyri fyri góðum tjúgu árum síðani eg haldi tað er tað er eit tað e eitt lop taðer eitt glið sum sum sum sum vit ikki eiga at at fara víðari við vit eiga heldur at onkursvegna taka eitt sindur í okkum sjálvu siga at tað er ikki ta skipanina vit ætla tí landsstýrisfólk eru sett her beint at taka sær av sínum málsøki at tæna tinginum og at tæna landinum í kanska triðja ella fjóra ella fimtan potensi a tæna sær sjálvum og tað haldi eg haldi eg haldi her er er hent okkurt sum sum er ófrætta kent á ein ella annan hátt tí tað kann ikki vera soleiðis at ein landsstýrismaður byrjar at kriminalisera ein løgtingsmann sum vísir á at at her er kanska ivamál um játtanaskipanin er hildin um so er so eigur so eigur landsstýrismaðurin at taka tað til sín og siga um tit eru iva um hesi viðurskiftini so kann eg upplýsa fyri tykum at hettari søðan og hettari støðan og hettari søða og harafturat so haldi eg tað eitt sindur løgið at vit síggja landsstýrisfólk sum í hesum førð landsstýrismannin koma fram og hálvgum talið ímóti teirri skipan sum hann sjálvur er partur av altso tí strategi sum hann sjálvur er partur av tí strategi sum er sum hann onkursvegna skal arbeiða eftir eg veit væl at at landstýrismaðurin í heilsumálunum ikki fær verður til staðar av av sáttarhaldsávum og friðuverður við tí men so hevði eg væntað at mann brúkti orkuna upp á at royna at at fylla tað rúmið sum er av spurningum og ivamálum heldur enn at at onkursvegna bara loypa á tær røðarar sum spyrja um um hvat ið vendi niður ír vendur upp so eg havi e eg má siga akkurát s mær eg eg hevði í útgansstøði sagt ja til at vit sulu koyrael málið beinleiðis til aðru viðgerð men eg eri av álvara farin ivast í um tað er tað rætta tí eg for leingi hvussur tað at at landsstýrisfólk brúka sína orku upp á at svara ordiliga aftur fyri tað fyrsta tá ið tey tá ið tey er her beint at tey svara tingfókog tinginum ordiliga aftur kann yvirhøvur ikki góðtaka nakað annað og og vistu eru ivamál um pengar eru brúktir so skal mann fáa svar upp á um pengarnir eru brúktir ella ikki so so harra formaður blíva eitt sindur eg má siga blív it sindur keddur av av av av at uppliva et tær her at ati at landsstýrisfólk fólk uppfata seg sjálvan sum eitt annað tingfólk sum sum kann vera í ketlig ella kjaki um partapolitiskar interessur hendan vegin handarin landsstýrisfólk eiga at hevja omanfyri tað og røkja sítt sítt embati lands
sins vegna og fóstursins vegna takk fyri
fyttan á andreassen farin viðmerk maður eg blívur eitt sindur órógvarur av at hoyra orðaskifti á løgtingið kann mann líka sum bakatalisera ká koronuna og man tosað negativ um testing altso hava tit yvirhøvuð si fylgt viðkat hvat gongur fyri seg úti í heiminum altso týska stjórnin eru í djúpari djúparakreppu eingir mennir hava ávara móti einum nýggjum vallianti danska stjørnur hevur ekklrát til tíðindafund beint nú inn fyriá nýggj tiltøk og tað sum danska o heilsuverkið er undir stórum trýsti og halda vit tað vit hir í føroyum bara koma liva sum sum sum sum ítso at kokoronaskíggja føroyingar ella hvat eg haldi at vit mugu fylgja teimum tilmælum sum heilsuáseta og fór okkum ordil við ega inari ein heilsu-kreppu sum kann leggja okkara heilsuverk undi trýst og gongur heilt galið og smittan gongur púra leys so fáa hen eina katastrof í føroyum og tað halda ikki er nakrara kentur eg haldi vit skula tónaðhet tá at tay hetta orðaskifti og gera
burtur úr koronu altso er tað minni hvat er tað takk fyri
ja pállareynatygvu ja takk formaðurin eg eg haldi at eg kundi sett teir somu spurningarnir sum kritian andreasen reisur til fimmoghálvfjerðs prosent av samgonguni sum situr í dag tí tað er samgongan sum sum setar tey størstu spurnigatekin við við ta strategina sum sum sum sum verður arbeitt heftir r eg haldi at stórsa øll andstøðan er púra samdur kristian andreasen tí at at at kanningar og testingar til vegurin fram fyri at at royna at tryggja samfelagið up á sigd eg eri púra samdur enn tí at at kanska eisini av persónligu ávum við við teimum heilsuavbjóðingum sum eg sjálvir havi at eg eri absolutt ikki áhugaður í at at vit hava eina smittu sum sum leika runt í hesum samfelagnum so so um so ar at viðmerkingin hjá khristian andreasen var rættað til mín so haldi
teð at hon rakti hansara egna stýri takk fyri ja
jaso er tað ðið sum fær orðið ger so vælja takk fyihara formaður ja eg kann biðja har sum pollareynatúgvu endaði tí tað var ikki pollareynatúgvu sum sænst túella fastættesting ella kanning og so framvegis tað var faktiskt bæði ein tinglimur í fólkaflokkinum sum er flokkurin hjá kristani andreasen og ein tinglimur í sambandsflokkinum so tað eru faktiskt samgongutingfólkini so kanska skuldi kristin andreassen farið eftir teimum í staðin fyri at lagta efti pollareynativvu men harra formaður eg skilji annars væl at formaðurin í fíggjarnevndini at hann er misnøgdur við at tað fossa seks hundrað túsund krónur úr landskassanum um dagin tað eru ómetaliga nógvir pengar og tá ið tað so verður sagt av samgongufólkum at tað er tilvildarligir persónar ið byrja føroya fólk kanna seg eg veitiki um eg haldi tað eru tilvildarligir persónar tí nógvav teimum hava jú hóast halt eina læknafakliga útbúgving men eg veit bara tað at tað hevur viðhvørt verulig tørvur á at finguð hesari her so kallaðu tilvildarligu persónarnir sum samgongu fólk kalla tað at fáa tey at úttala seg tí at eg má bara viðganga at tað hevur verið soleiðis at fólk sum hava ábyrgd av koronustøðuni at tey hava faktiskt viðhvørt bara verið púra ósjónlig tá ið ið nógvir tilburðir hava verið tað er akkursum um at eingin av teimum almennu persónunum tá hevuri sagt hvat føroya fólki hvat vit skulu gera og tað er kanska tí at miðlarnir fara at spyrja tað ið onkure kallar tilvildarligar persónar so harra formaður eg havi ofta saknað og egveit eisini onnur hava saknað tað at tað koma greið boð um nær neyðugt er at kanna seg sío eg trúgvi at tað eru rættiliga nógv fólk sum ikkitevði turrur eru bangin um sína egnu heilsu men tey eru øgiliga bangin fyri at smitta onnur og so fara tey at kanna seg heldur eina ferð ov nógv enn eina ferð ov lítið fyri at tryggja sær at mann ikki smittar onnur so vit fáa alla tíðina at vita hvussu vandamikið hetta kann vera og hvussu tað kann smitta og tí fara fólk eisini at kanna seg og vit hoyra eisini formaðurin í tingóhjá fólkaflokkinum siga at hetta er rættiliga vandamikið og tí kun vit held ikki taka so lætt upp á h ta ogtað er jú eisini tað sum passar og so er tað eisini eitt afturat hví fara fólk at kanna seg tey fólkini sum ikki hava koronupasst jamen tey mugu hava eina kanning sum er í tveyoghálvfjerðs tímar onkurstaðnar ikki eldrien en áttaogfjøruti og tað er tí at landsstýrið og farsóttarnevndin krevja tað tí annars sleppa hesi fólkini ikki inn nakrastaðnar og so má eg spyrja eitt afturat aftaná at hoyrt hetta her orðaskifti her hvør er strategiin hjá landsstýrinum og hvør er strategiin hjá samgonguni tí vit hoyra samgongufólk onkur sigur seg vera ímóti koppseting taðhevur so einki sagt inni her í dag men fólk í samgonguni hava alment frammi um mótikoppseting vit hoyrt samgongufólk her siga at vit kanna ov nógv vit hoyra samgongufólk her siga at brúkaragjald skal á kanningar og tí vóni eg at løgmaður at hann kemur nú upp at fáa orðið um eina lítla løtu kann siga okkum hvør er ætlanin hjá samgonguni á tí altso skulu gjalda koronukanningar kanna vit ov nógv ella hvat skulu vit gera harra formaður vit vóru í ena kanningunum við landamarkini so fegnist eg um ati samgongan nú kemur við hesum her uppskotinum her eg var millum tey fyrstu sum gjørdi greitt at eg haldi at ferðafólk skuldu rinda sjálvi tí hevr tú ráð at ferðast so hevur tú eisini ráð at rinda fyri egnu koronukanning so tí fegnist teg um at samgonganalnú fór at koma við hesum uppskotinum um at krevja gjald frá ferðafólkum tí eg haldi ikki tað er rímiligt at føroyski skattgjaldarin skal rinda fyri ferðafólk og som má eg eisin siga at eg skilji slettiski at vit nakrantíð góðust at kanna við landamørkini tí haldi ikki tað skuldi verið steðgað tí tað hevði heilt sikkurt kunnað agjørt tað at støðan í dag hevði veri eitt sindur frægari og so var tað hetta her við at vit síggja at tað alt ov nógv fólk sum koma heim sum ikki kannast í annan dagin og tað haldi eg at vit mugu gera meira við fyri at fáa fólk at kanna seg annan dagin bæði ferðafólk sum eina bæði fólk sum búgva í føroyum men eisini hesi eri ferðafólkini summi koma at væra vikuskifti jamen so kanst tú ikki kanna tey annan dagin so tað haldi eg vit mugu fara at gera nógv meira við og so má eg eitt afturat tað er heta her við at tað vóru eisini okkurt tingfólk sum undraðst á at tað er ein nevnd sum situr og setur krøv tað e ein farsóttarnevnd og har kann eg bara siga yvirtakið alt økið landslæknembadi við øllum tí sum hoyrir til so er tað við sjálvi ið stýra kanningum og útreiðsluum vil í tjóðveldinum hava havt tað uppskotið so tað er bara at ja gerast stúvit sum onkur sigur so tak undir við tí at yvirtaka alt av øki

er har joensen eina viðmerking takk fyri harra formaður eg minnist tað tá ið ið høvdar var til viðgerðar í fíggjarnevndini síðst at so tað eykajóttanin lá á uppskoti tá sum hvar okur tóku seks milliónir av tí umbønini frá landstjókrusinum tá var landslæknin úti dagin eftir í miðlunum og segði okur testa for nógv hann segði ikki okur testa for nógv men hann segði okur okur skulu hava eina vegleiðing fyri hvussu hvønn tess tøkur tí sum hann segði tað er eingin grund til at fólk sum einki føla sær og sum í aðra máta ikki hava verið í kontakt við koronasmittaði at tey testa ikki tað vóru hansara orð og tað er akkurát tað sum eg havi eftir eftirlýst tí tað eru søgur úti í samfelagnum sum siga tað og tað vísa tølini eisini tað at trý túsund um dagin testa ikki tað eru ikki alt fólk sum ganga við symptomum og sum hava verið tætt við einum sum

ur ja eg eri púrasamdi er hat joensemfer ú at noydd at brúka vit og skil egeri ikki lækni so eg fari ikki ordiliga næt tey siga hvør skal kanna seg ella ikki men eg hugsi at um so er at formaðurin og fíggjarin hevði fingið at vita frá læknafrøðiliga embætninum at vit kanna um nógv so hugsi eg at samgongan og landsstýrið eiga at siga hegeri onkursvegna at stýra tí soleiðis at tað ikki verða ov nógvar tað sum summi samgongufólk kalla óneyðugar kanningar men í øll fóru mugu greini til boðin til føroya fólk verða greið
hvat er tað vit gera takk fyri
nigoldj nú ljóðar tað sum atbeint a øg altso hon pástendur visti mann skal visti mann yvirtekur heta her nú nevnir ein tær nevnd sum situr í bestemman dag og eg haldi at gussku lóg eru tey nevnd sum situ bestemma dag men visti mann yvirtekur tað so er hatta problemið loyst við hasum nevndini ætla mann so at eingin skal bestemma ert at politiskt kulu okur sita her inni hvør skal bestemma atð eta jarðaráði ela eta reiðarfelagið sum skal bestemma hvør skal fara til kanningar og hvør skal betala tá ið mann hevur yvirtikið tað skal so eingin nevnd bestemma avav serfrøðingum her er eingja serfrøðingur inni her eg havi hoyrt eina sjey í dag sum vita akkurát hvat mann skal gera nei aktíð t tað er bara harmiligt at teir siti í vo tí tað hevði loyst av allar hesari jassarnir sum

lvja eg veit kki um hennikoard oldi kanska ikki lurtar hina væl eftir røðuni tað varð ikki eg sum segði at tað var ein nevnd eg endiligav løgtingsfólk í samgongun fyri at siga at tað var ein nevnd sum sat har og eg haldi eisini tan nevndin gera fínt arbeiði so tað var als ikki tað men tað var løgtingsfólk í samgongun si siga at hær situr á nevnd og áleggur útreiðslur sum løgtingi so má rinda og tí sigi at visti mann yvirtekur alt tað málsøki so er tað eisini ein nevnd sumsum tasum landsstýrið og løgtingið hava tamarhald á og eg um tit tey somu fólkini sum mána tað nevndina tað er fínasta slag við mær men so er tað bara tað so er tað løgtingið o landsstýrið sum hava tamarhald
av nevndini og útreiðsunum takk fyri
edva jacobsen takk fyri harra formaður ja tá ið vit minkaðu og so so hugsaði eg meg st illa sinnu at tað kundi hent seg tað kom ein ein afturat tí ati men so aftur hiniveg tað vórutað vóru nakrir reglar um nær mann skuldi taka psrtess og nær maskt taka skundtekstir tað var líkasum nøkur punkt sum mann skuldi fylgja og so er tað líka spurtsmál um um persónar gera tað tað tað veit eg ikki men týdningurin av at testa óansømt er við einari kviktest ella ikki hann verður kanska ikki minni beint um jóltíðir tí at tað er ótrúligt pressað uttanum okkum tað var tíggju túsund tilburðir niðri í dag og í norra og svørki atlað ekspoderað rundan um okkum a so so ati tað er týdningarmikið at mann fær hesi tingini í t rætt lag soleiðis at mann um høgtíðina veit at mann hevur tað fíggjarliga sum skal til fyri at kunna at tá so kemur okkur vegleiðing tað tað var ein vegleiðing at nú fann eg hann ikki aftur og kanska trupult at finna e hat tað skuldilagt eitt sindur greiðari út nær mann skal
ja
jatakk so er tað beint at lova yarharar formaður eg eri so púra samd við edvar jacobsen at ja eg haldi t kanska atvt sulu hava greiðari boð og eg haldi eisini at nú um t ið nógv ferðafólk og fólk koma heim at so er tað so umráðandi at vit eru varin og at vit ikki bara sleppa leyst tað trygvi seg so heldur ikki at tað verður gjørt tí sum formaðurin í ella tngóformar hjáhjáfólkaflokkinum eisini segði at hetta er jú ikki bara at spæla við so tí er tað øgiliga umráðandi at vit taka hetta her í álvara men at boðini til føroya fólk eisini er eitt sindur greiðar hvat er tað við at gera og
hví og hvussu og nær skulu vit ikki gera tað takk fyri ja so
fær løgmaður orðið gersovæl ja takk harra formaður vissi eg fyrst líka skal tríva í at játtanina so er tað soleiðis at handa játtanin er samlað játtan tilsjúkrahúsverkið og tískil kann mann ikki staðfesta her og nú um pengarnir eru brúktir áðren teðvarð játtaðir men eg tori at siga so mikið at tað verður sagt frá heilsuverkinum at tær koma at mangla í hesar her sjey komma fimm milliónirnar til testir og rokna vit út vit hava góðar fjúrtan dagar eftir av árunum og sum tað e verður nevnt her fyrr í dag at tað kostar seks hundrað túsund og dagin við teimum testunm tað í dag tí ne vonin vit hava so er tað sirka sjey komma fimm milliónir so tað roknist ikki gongur soeiðs nøkur lunda upp og men tá tað kemur til hesaher við kanningum so hevur tað verið strategiin hjá okkum allar tíðinar at við at massatesta klára vit at hava samfelagið opið tað sum hevur verið í avbjóðingin tað sum diskussiónin eisini í dag haldi eg koyrir upp á tað er hvør er tað sum skal testa seg skulu øll bara renna og testa seg uttan orsøk ella vil mann definera at hasi skulu fara ella has skulua ikki fara tann vegleiðingin sm leiv setta út fyri fjúrtan døgum síðan segði púra greitt at tey sum skuldu testast við pcrtest tað eru tey sum hava sjúkueyðkenni hava verið í nærsambandi við onkran sum er smittaður tey laeru ávíst av landslæknanum og fólk sum hava eina positiva skundkanning sjálvandi tey skuldu fara testa sí psr fyri at fáa staðfest og so kanning annan dagn eftir komun til føroyar er øgiliga týdningarmikið og so annars fólk sum hava brúk fyri einar pesrtest fyri at fáa koronupast tavil siga sum ikki hava koppseting hini tað vil siga at tey sum onkursvegna vegna sítt starvspláss ynskja at vera skrinaði ella skulu eina stóra veitslu og skuldui skrinast ella hvat tað kundi verið barnagarðr ella hvat tað var tey skulu brúka skundkanningar hetta er tann vegleiðingin sum landslæknin og myndugleikin annars mæltu til tá tað sum síðani hendi aftaná fíggjarnevndin samtykti og eina áheitan á landsstýrið um at fáa skipað tær her tað er tað at vit fingu ein nýggjan mariant tann so nevnda omikronu variantin og hann er jú eitt sindur øðrvísi men ivast eitt sindur um ja dekka nú testirnar finna testirnar út av hesum ikki men tað haldi eg mann er komin tætthari við nú og sigi jú og mann finnur eisini omikrónuariantin við tekstunum og eisini við skundtekstum so tað haldi eg skuldi verið galdan ella tað er galdandi enn tað sum tað ræður um og tað haldi eisini landslæknin verið púra greitt úti og sagt er að tey røttu kanna seg og visti mann sigur hvør so tey røttu so er tað eftir teimum kriteriunum sum eg akkura havi upplýst her og er tað nakar sum kann mann siga følir sær nakað er vandað hevur verið nærsambondogs víðari so skal hann sjálvandi fara at kanna seg tað sum er avbjóðingin er tað at taðhr verið trýst á skipanina og tað er framvegis trýst á skipann tá vit kanna omanfyri trý túsund ella um trý túsund fólk so er trýst á skipanin tað gongur út á dagin út á kvøldið eftir áðrenn alt er analiserað og mann fingið samband við øll og so víðari men tað er týdningarmikið at tey røttu kanna seg so heldur mann tað ja hetta kostar so nógv vit mugu ansa eftir og tað svíðið sjálvandi kanska serliga hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálum og hjá formannum í fíggjarnevnduni og hjá fíggjarnevnduni generelt hetta er nógvir pengar ja tað er tað men alternativið at steingja samfelagið niður verður munandi dýrari og vissi eg skal gerast samanbering so las í eina grein sum upplýsti at í danmark hevði mann brúkt fýrs milliardir upp á kanningar og aðrar fyriskipanir fyri at halda koronusmittuni niðri tað er uttan hjálparpakkar fýrs milliardir krónur umrokna vit tað til føroysk viðurskiftir so er tað sirka átta hundrað milliónir krónur men vit hava brúkt í heilsuverkinum til kanningar og annað sirka hundrað og trýss milliónir higartil og ætlanin er at játta fjøruti milliónir á komandi fíggjarlóg tvey hundrað milliónir krónur tað skal síggjast í mun til vissv samanbera við danmark átta hundrað milliónir krónur so eg haldi vit eru sanniliga sloppin væl í føroyum eisini tá tú kemur til kostnaðin av kanningum og tað er ein høvuðsfrágreiðing til tað tað er tað at kanningarnar í føroyum eru munandi munandi bíligari enn í øðrum londum munandi bíligari so eg haldi vit eru sloppin rættiliga væl bæði tá umræðr korona innleggingar og sovíðari eisini tá tú umræður kostnaðin av hesum massatekstunum sum vit hava staðið á odda fyri alla tíðinar sum málið í føroyum hevur púra greitt frá byrjan so lítla ávirkan á fólki sum gjørligt tað lívið tey liva so lítla ávirkan sum gjørligt so lítla virkan á framleiðsluhjólini í samfelagnum sum gjørligt soleiðis at vinnutólini búskapurin arbeiðsplássini og so víðari kunnu halda áfram tað er og hevur verið málið frá fyrsta degi
av takk harra formaðurja
beint á løguni viðmerkin fyri ein spurning løgmað nú var tað formaðurin við fíggjarnevndum sprætti minni sum um róið framundir at mann kanska kundi lagt eitt í gjald tað skuldi ikki vera so høgt á fólk summi kanna seg fyri koronu er taði tað nakað sum samgongan har arbeiða við takk fyri

lømðu takk hara formaður nei tað er ikki nakað sum landsstýrið arbeiðir við tað hevur verið eitt sindur viðgjørt um ella ella tosa í landsstýrisnuum da eg haldi ikki at vit eiga at seta gjald á tí tað fer sjálvandi at avmarka at onkur heldur seg aftur og sovíðari eg eg síggi tað soleisar at hetta er forbífarandi men sjálvandi nú er hetta á triðja ár vit fara inn í harkorona statvek leikar ella gera um seg tí kann mann kanska fara ivast í tí um hatta er forbífarandi men eg havi tó eina vón tí at mann hoyrir meirir meira um at hesin madiantin sum nú er uppstaðin er veikari en frá undanfarni at tað kemur ikki líka trýst á samfelagsskipanin heimsuskipanin og sovíðari og tað ger mær eina vón um at vit vónandi eru á veg burturúr hesum hesi pandemiini sum hevur rakt okkum hesa síðstu hesi síðstu árini og tí trúgvi eg vit skulu halda á nakrar mánaðir afturat so eru vit komin hinumegin og kunnu aftur liva eitt ja eg skal ikki siga sama lív
fvfe sum árinmen í øllum førum eitt nógv meira vanli
tlat loyva meg gera í løtuni aedva jacobsen takk fyri harar formaður tá sjeynda desembur tá kom eini eini melding út um skundtestir konturapisortestir og eg helt tað var øgiliga greitt tað stóð at fólk sum hava sjúkraefti og altíð tær nær manst tul brúka cbr og nær mann skuld brúka men og eg haldi sjálvandi tað varður ofta sagt tað at tað tað er ógreið ting men tað var øgiliga greitt uppsett men tá ið tú fert inn á koronapunkt um f o so hevði sagt hevði eg viljað sagt at har sum tað stendur gult og reytt og grønt ljós har skuldu hesi her staðið beint niðurundir so tú sært akkurát at minna á fólk á nú mátti eg bleyga tíðindir aftur aftur og blaða hvat var so fann eg sjeynda desembur har stendur hendan talvan so tað er eisini við atver eitt sindur at hjálpa upp á at vera lítsindur greiður í heimasíðuni hvat stendur ovast soleiðis at fólk eru púrva greiðgur nær tey skulu taka skundtest so tað er týdningarmikið at fólk blíva testaði men har stóð nokk so væl uppdeilt men ofta er tað kanska itt sindur ringt at
at finna
øðuja takk hara formaður ja tað er eingin ivi um tað at kunningin í sambandi við ta vegleiðingina um hvørji kann man siga eru tey røttu sambænd myndugleikan at kanna seg er avgjørt ikki nóg væl komin út og er alt for trupult at finna inni á netinum tað jú tann miðilin mann brúkar í dag so tað er nakað sum gerast nakað skal við beinanvegin so tað tað er ikki nakað nøkur avbjóðing men tað stuttat langa eg rokni við at øll tey sum testa seg gera tað við eina góðari meining tí tey halda teg rætt tí at tey vita at tað smittan gongur í samfelagnum og hon er leys ymsastaðnis runt í samfelagnum men vissu vit bara sigta eitt lítið sindur smalari og siga hvør er tað sum í øllum førum skal kanna seg soleiðis at tey røttu kanna seg og tey sum ikki yvirhøvur eru vanda fyri at hava jú
smittu hava onga grund til at kannast so er nógv vunnið eisini roynt fíggjarliga soeis sum hevur viðgjørt her í dag men eisini soleiðis at vit hava tíðir tøkar altíð til tey sum hava tørva á kanna
ja harra formaður tað er møguligt at eg eri í meira lagi tað veit eg ikkita havi ikki skil fyri men men at snakka um altso vis mann kann halda eina rímiliga feriu nú í jólini fyri seks hundrað túsund um um dagin meðan øll hesi fólkini koma frá útilandinum familjur og annað slíkk so er tað væl og virðiliga sloppið og og og tað ganga fantastiska gott altso eg havi verið nú nú havi eg fingið boð frá formanninum aðrhvørja løtu at thava testa seg tí at onkur verður í fahrri sonini mann fer eftir sms klokkan trý um náttina plássliga leigmann og persongini at sms kemur at tú tú hevur ongar oongar trupulleikar av nøkum slaði eg haldi er fantastisk skipan mann he mannhevur fingin og tað skal løgmaður eiga ein partur av at at at at mann ikki fær problemið var tá ið mann gavst at at kanna við landamarkið tá fór talið á testarum í luftina visti mann ongantíð fór fór burtur frá tí so hevði mann hildið ikki til hesi seks átta hundraðfólkini ella aðraleið hetta sum nú er hetta er reinbak
mann kann sita á barrinum á víðri morguni hjá frítíð so er tað galið
løgmaður ja takkar formaður ja altso málið vit í seinastu avmarkingunum sum vóru øgiliga leygaliga kann man siga var júst tað at vit skuldu kunna halda eini friðarlig koronuljól altso frí fyri koronuljól og tað eg fór tíðliga at siga enn um tað eydnast men tað sær út til hvussu tølini eru stabiliseraði og eitt lítið sindur fallandi so tað sær út til í øllum førum at vit kunna hittast saman sum familjur sum eini vanlig jól innihalda so tað er hvussu ein vinningur við tað at vit hava kannað nógv og at vit eisini hava sett nakrar heilt fáar heilt avmarknar avmarkingar á hesar síðstu tvær vikurnar og tað trúgvi vit øll síðstu enda eru
glaðfyri og vera glað fyri vónandi eisini há jólum takk hara formaðja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint beinleiðis ella hesi bæði málini fara beinleiðis til aðru viðgerð og tað er soleiðis at tað er ætlanin at hava aðru viðgerð og triðju viðgerð av hesum báðum málinum í dag og eisini at hava triðju viðgerð av løgtingsmálin nummar seytjan uppskot til rítislógarim at seta gildi fyri føroya lóg forferðina um fullburilsu austraffa tað var tað til triðju viðgerð eisini tað er jú víkt frá tíðarfreistunum í øllum hesum málinum so tað eru neh tað er ikki fleirimál til hendan fundin tingfundur verður aftur um eitt korter trý korter til seks og tá verður skráin triðja viðgerð av lagsmál nummar seytjan uppskot til rísilaóvartelumi at seta í gild fyri føroyar lóg forferðin um fullberotrogstræft midvitri og onnur viðgerð av hesum báðum málunum sum vit hava viðgjørt nú løgstnumala hálvtrýss uppskúla eykarottanar fyri desembur og einoghálvtrýss løgslógum tíaramarkað avgjald á ferðandim og framløgur eisini ef skránni so er hesin fundur lokin og tingfundur verður aftur klokkan trý korter tilseks